so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag sjeyogtjúgunda apríl tvey túsund og einogtjúgu og klokkan er tíggju ella vit spurdu byrjað klokkan tíggju men vit hava vit hava trettan aðru viðgerði í dag so vit hava nokk at gera kann man siga og vit byrja við aðru viðgerð av løgtingsmál nummar hundrað og trettan tað er uppskot til løgslóg um at seta úr gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála hvør biður um orðið tað verður biljustinussen sum fær orðið ger su væl
takk fyrihar formaður ja tað er uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíðssáttmála landsstýrismaðurin í uttanríkismentamáli jensarana hevur lagt málið fram fimta mars í ár og eftir fyrstu viðgerð tann sekstanda mars er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fund í einogtjúgunda apríl í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lanstýrismannin í uttanríkismentamáli jensarana ein samd nevnd tekur undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað og tað er í stuttum okkara álit í hesum málinum takk fyri hararformaður
ja tað eru ikki so fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt níggjuogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og hetta uppskotið fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til tey næstu málini sum tvey mál sum verða viðgjørd undir einum tað er løgtinsmál nummar sjeyoghálvfems og løgtinsmál nummar áttaoghálvfems tað fyrra er uppskot til løgslóg um búskaparráð og tað seinna er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg m landsbanka føroya og føroya vágaráð minka landsbankanevndina ásetingar og landsins gjaldføris stjovnsfaði avtikin hvør biður um orðið ja tað verður so fyrsti jákup mikkelsen sum fær orðið ger so væl
harra formaður hetta eru tvinnumál sum verða viðgjørd undir einum tað fyrra er løgtinsmál nummar sjeyoghálvfems uppskot til løgtslóg um búskaparráð landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi trýogtjúgunda fimmogtjúgunda mars áttunda og fimtanda apríl undir viðgerðini hevur nevndina havt fund við búskaparráðið landsbankan felagið føroyski peningastovnar kommunufelagið

undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta samgongu limnir er minnilutin og fari eg at lesa tað aksel johannesen fer at lesa viðmerkingarnar hjá meirilutanum minnilutin magnus rasmussen jakop mikkelsen og billiustinussen vísir á at samgongan hevur sett sær fyri at minka talið á nevndum ráðum og at rationalisera almennu fyrisitingina fíggjarmálaráðið endurskoðar ráð og nevndir síðnar fyri at minka og avtaka nakrar teirtil dømis er fíggingargrunnir í løtuni undir ætlanin er eisini at avtaka aðrar nevndir úg ráð í hesum málinum verður mælt til at landsbankanevndin verður búskaparráðið og at landsbankin røkir skrivaaruppgávuna og hevur dagliga umsitingina av nú landsbankanevndin eisini hevur verið búskaparráð minkar fyrisikingin við einum ráði tvær nevndir við tilsamans tíggju limum verðir til eina nevnd við fimm limum fróðskaparráðið fróðskaparsetrið røkir dagligu umsitingina og skrivaruppgávuna hjá búskaparráðnum nú umsitingin og skrivaruppgávan erður flutt til landsbankan at røkja ber til at rationalisera fyrisitingina og at saðkunnleikin verður savnar á einam stað minnilutuin vil eisini vísa á at endamálið við lógaruppskotinum er at savna sæðkunnleika og fyrisiting innan búskaparmál og at lækka talið á nevndim sigast kann at meginbroytingin í mun til verandi lóggávu er at landsbankannevndin verður búskaparráð og at landsbankin røkir skrivarauppgávuna og hevur dagliga umsitingina av minnilutin vil eisini vísa á at landsbankanevndin verður vald á sama hátt sum búskaparráðið higarligr valt har landsstýrismaðurin setir búskaparráðið eftir tilmæli frá stýrinum fyri fróðskaparsetrið føroya tað er soleiðis at landsbanknanevndin í búskaparráðið hevur fimm limir har í minsta lagi tríggir skulu vera minnilutin heldur tað vera skilagóðar broytingar sum lógaruppskotið leggur upp til serliga hetta at savna saðkunnleika og fyrisiting innan búskaparmál á einum stað tað er skilagott við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum at samtykkja harra formaður hitt málið sum vit viðgera um somu tíð er løgsmáli nummar áttaoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg broyting ím løgslóg um landsbankan føroya og føroya vágaráð og tað er talan um um minka landsbankanevndina ásetingar um landsins gjaldføri og avtaka stovnsvaði landstýrsmaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars er tað beint fíggjarnevndini nevndini hevur viðgjørt málið trýogtjúgunda fimmogtjúgunda mars áttanda og fimtanda apríl í einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havttfund við búskaparráðið landsbankan felagið føroysku peningastovnar kommunufelagið vinnuhús fakfelagssamstarv fróðskaparsetri landsstýrsmannin í fíggjarmál hjørgun niclasen undir viðgerðini hevur nevndin býtt ceunum í ein meiriluta ei minniluta eins í fyramálinum so er samgongan minnilutin í hesum málinum magnus rasmussen jakn mikkelsen biljustinusen vísir á at samanumtikið eru nýskipanirnar við hesum í uppskotnm hesari landsbankanevndin verður minkað frá sjey til fimm limir landsbankin verður stovnur við vanligari rakstrarjáttan á fíggjarlógini har útreiðslurnar verða fíggjaðar beinleiðis av landskassanum ásetingarnar í lógini um gjaldføri landsins uppá fimtan prosent av brottutjóðar úrsøknuni í undanfarnum ári skulu verða smidligari í sambandi við ella endurfígging av landskassa á lánum soleiðis at landskassan kann sleppa undan at taka lán ið ikki er neyðug og sum kostar landskassan óneyðugar útreiðslur rentuútreiðslur stovnsfar bankans upp á tjúgu milliónir sumi er hevur sum er einki endamál og verður flutt í búskapargrunninum minniluturin vil eisini vísa á at hetta uppskotið er nógv tillagað samanborið uppskotið sum sent varð til hoyringar serliga vórðu tey atfinnandi viðmerkingar í hoyringarskrivnum um talið á nevndarlimum

øútbúgvingarligu og fakligu krøvini til nevndarlimirnar og so eisini hátturin sum nevndin skuldi veljast eftir

hesar atfinnandi viðmerkingar hevur fíggjarmálið tikið til eftektar og broytt lógaruppskot soleiðis at tað eftir hesum uppskotum verða valdið fimm nevndarlimir og ikki tríggir sum upprunalihava skotið upp eisini verða høg útbúgvingarlig faklig krøvsett nevndarlimunum og broytt soleiðis at í minsta lagi tríggir limir verða búskaparfrøðingar við kandatuútbúgving frá hægri lærustovuni og so setur landsstýrismaðurin nevndina eftir tilmæli frá stýrinum frá fróðskaparsetri føroya harumframt verður eisini ásett at nevndin eigur at hava kunnleikar til føroyskt vinnulív til dømis framleiðsluvinnu tilfeingisvinnu og tænastuvuna hesar tillagingarbroytingar hevur minnilutin heldur minnilutin vera skilagóðar og tekur fult undir við teimum eisini heldur minnilutin at veða savna búskaparliga kunnleikar hjá landsbankanum og har landsbankanevndin verður búskaparrá verður fyrisitingin samoynd raðfest styrkt tað er gott at miðsavna fakligar vitan og førleikar á einstað øh við hesum viðmerkingum tekur vit minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot
ja so er tað viðmerkingar páll a reynatøkum fist ger so væl
ja egkundi g hugsað mær at spurt jøgun mikkelsen tá ið nú allir hoyringspartar sum hava verið inni hava mælt frá at samtykkja hesi bæði uppskotini sum jakun mikkelsen mælir tingini til at samtykkja hvør er so veruliga grundin til at fólkaflokkurin og sambandsflokkurin saman við miðflokkinum skulu kroysta hesar broytingarnar gjøgnum takk fyrijákobmikkelsen
ja
jaman kann siga at ð tað letur til at polla reynadíg ikki fylgir tíðini tí attað uppskotið sum landsstýrismaðurin legði út til hoyringar fekk nógvan kritikk og nógva mótstøðu og og tað sum hendi er og tað hendir øgiliga sjáldan at landsstýrismaðurin lurtaði eftir teimum tí kritikki sum var í stóran mun lagaði seg eftir teimum krøvum og kritikki sum nú einafer komu fram soleiðis at tá ið vit hava viðgjørt hetta málið við teir hoyringspartarnar og hav burt teir eru tit eru tit nú nøgd tað var kanska ikki akkurát tað sum bleiv sagt í øllum førum var tað heilt týðiligt at tað var stór semja um at tað at landsstýrismaðurin hevði tillagað uppskotið so mikið nógv onkur segði at hann hevði bakkað so langt at partarnir allir meir elra minnir kunnu siga at hetta her er hetta er í lagi og tí er tað a altíð vera okkurt sum mann kanska kann siga ikki full semjur um men í stórum heila haldi eg at tað líkist

takk fyri ja nú vísi minnilutin í sínum áliti á á tað skynsama í at savna skynsavna fakunnleikan men eg má siga a fyri mítt viðkomandi fingu vit í nevndini skorið út í papp týdningin av nemiliga ikki at leggja hesi saman tí at uppgávan hjá landsbankanum og búskaparráðnum er hvør sín og faktiskt í ávísan mun í stríð við hvønn annan hevur minnulutin valt púra at síggja burtur frá tí eg helt annars at vit vóru nokk so samd umjúst tann partin takk fyri
royk mikkelsen
ja eg eg má siga eg havi ikki hoyrt akkurát tað sum rutt vang sigur nú tí at eg hoyrdi millum annað frá limunum í búskaparráðnum at teir sóu absolutt fyrimunir við at mann hevði eitt breiðari forðrum við fakligum kunnleika og vissi eg skal brúka mítt egna høvd tað e kanska ikki altíð so klekt so haldi tað ljóðar øgiliga skilagott at tú fært savnað fakliga kunnleika og eini lokal politikari í havn skal verímóti at savna ting tað verur ik tað undrar meg øgiliga nógv kav man eg sigajatakk
gir tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað næsti røðari sum fær orðið tað er aksel johannesenger sovæl
ja takk fyri harra formaður hetta er ein onnur viðgerð av tveimum uppskotum sum verða viðgjørd undir einum frá landsstýrismannum g fíggjarmálunum jørgun niclasen sum snúgva seg um at gera broytingar í búskaparágføroya og landsbanka føroya í hesum førinum er andstøðan so ein meiriluti í fíggjarnevndini og tey sum eru partur av meirilutanum í fíggjarnevndini tað er pálla reynatúgvu rutt vang jógvans skorheim og aksel ve johannesen og vit hava hesar viðmerkingar hóast landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum hevur lagt uppskotini fram løgtingsmál nummar sjeyoghálvfemst tvey túsund og tjúgu og áttaoghálvfems tjúguogtjúgu so hevur løgmaður boðað frá at hetta fyrst og fremst er at ynskin hjá honum persónliga og sambandsfokkinum hetta tí løgmaður heldur at landspansjoniskið hevur nakra veruliga uppgávu uttan at ringja til nordaa av og á løgmaður hevur eftir øllum at døma ikki sett seg nóg væl inn í arbeiði hjá landsbankanum landsbankin hevur eina røð av uppgávum millum annað skuldar og gjaldføriskrøkd landsins at fáa til vegar lyklatøl um føroyska búskapin at ráðgeva politisku skipanini kriditmeting at umsita samhaldsfasta og at hava eftirlit við serligum vágum í føroyska búskapinum serliga innan fíggjagoyran hetta kann í serligum føri viðføra ein beinleiðis ella óbeinleiðis kritikk av politisku skipanum landlandsbankin skal tryggja at vit hava eitt sterkt eftirlit og góða og óhefta ráðgeving tá tað kemur til fíggjarogbúskaparviðurskifti búskaparráðið hevur til uppgávu at gera óheftar metingar í búskapinum at vísa gongdina í búskapinum avbjóðingar vansar og møguleikar hetta kann hava við sær beinleiðis ella óbeinleiðis kritikk av politisku skipanum

nevndin hjá landsbankanum hevur serskildar og krevjandi uppgávur ið eru so mikið ymiskar frá endamálunum hjá búskaparráðnum at talan á ongan hátt er um sama fall av uppgávum meirilutin heldur tí als ikki at sparingin sum í mesta lagi er trý hundrað fýra hundrað túsund krónur árliga við at leggja landsbankan og búskaparái saman á nakran hátt stendur mát við tann førleikamiss sum broytingin elvir til uppgávurnari hjá landsbankanum og búskaparráðnum kunnu kunnu onkuntíð vera beinleiðis í stríð við hvørja aðra eru veikleikar í føroyska búskapinum er tað skyldan hjá búskaparráðnum at vísa á hesar og rópa værskóð ein av uppgávuni hjá landsbankaum er at selja lansbrøv vegna landskassan at selja landsbrøv fyri landskassan er nøkulunda tað sama sum at selja føroyska búskapin við samanleggingini skal nú ein ov sami stovnur kritiserað búskapin og samstundis selja hendan fyri møguligum íleggjarum ella keyparum av landsbrøðum hjá landskassanum hetta virkar stak illa umhugsan skal álit verða á landsbankanum og búskaparráðnum hevur óheftni stóran týdning landsbankin hevur fram til nú virkað óheftir av politisku skipanni eitt nú hevur landsbankin ongantíð verið á fíggjarlógini til tess at hann ikki skal vera bundin av játtan frá politisku skipanini við uppskotunum hjá landsstýrismannunum verður hetta nú broytt landsbankin kemur á fíggjarlógina ið verður bundin av játtan og tí eisini væl vild frá landsstýri og løgtingi meirilutin heldur tað vera týdningarmikið at tað ikki kunnu reisa spurningar um óheftini hjá landsbankanum og búskaparráð men við hesi lógarbroytingini fara tað tíverri frameftir at kunna verða settir spurningar við óhefni øll hoyriskrivni eru ímóti ætlaðu broyting hjá landsstýrinum og øll sum hava verið til hoyringar í fíggjarnevndini eru ímóti broytingunum við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málunum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot

tað er eingin ivi um at øll tey sum hava verið til hoyringar í hesum málinum nokk uttan landsstýrismaðurin fíggjarmálin sjálvur hava veriðímóti hesum uppskotinum at nøkur av teimum sum veru tl hoyringar hava sagt at tað broytingin sum landstýrismaðurin gjørt aftan á málið varð var ti hoyringar varð til tað betra tað er rætt tað er eisini rætt at onkur hevur sagt at umsitingin ella skrivarafunktiónin hjá búskaparánum kanska kundi ligið undir úti í landsbankanum men eingin tekur undir við broytingunum um at landsbankin in á fíggjarlógina og eingin tekur undir við at búskaparáið o landsbankin verðurlagt saman tað er høvuðsbroytinar híupskotunm her tað hevur eingin tikið undir við hvørki at upskotið ver ilhoyringar og heldur ikki tá fólk verurtil hoyringar í fíggjarlógni og tá mann lurtar eftir tí tutlinum sum er í krókunum her í løgtinginum so havi eg eisini varhugan av at ein stórur partur av samgonguni tekur heldiski undir hesum broytingunum menta ikki heldur at vera skilagóðar tí setdi man it sindur eftir hví ger mann hesar broytingar tað er nú landsstýrismaðurin fíggjarmálin sum eigur hetta uppskotið men tá munnligur fyrispurningar vóru í løgtingini herfyri so var tað løgmaður sum segði at tað var hann sum ynskti hesar broytingarnar hann ynskti hetta uppskotið tí hann helt at landspakkin hevð ikki nakra funktión sum eg haldi er fara fullkomliga skeivt hjá løgmanni og so segði hann at í staðin fyri at hann var semjusøkjandi í staðin fyri at avtaka landsbankan so var hetta her eitt eitt semjuuppskot altsoeitt semjuuppskot som andstøðan ikki tøkk undin við so ein stórur partur av samgonguni faktiskt heldur ikki heldur vara skilagott og sum allir hoyringspartar í samfelagnum altso bæði fakfeløg vinnuhúsið landsbankin sjálvur búskaparráðið kommunufelagið og so framvegis er ímóti tað er ikki ein góð semja í hvussusur so míni áheitan á samgonguna er at fella ittupskotinum argumentið annars í uppskotinum er at hetta er ein sparing sparingarnar í nevndarsamsýningu er á leið trý hundrað fýra hundrað túsund krónur árliga samstundis hevur samgongan fyri einari viku tveimum viku síðani samtykt at nevndartalið í bústøðan skuldi upp og nevndarsamsýningin eisini upp so at vistu drereelt at mann meina tað at tað er at spara nevndarsamsýningar so skulduma ikki øll talið í bústøðunum tann tann tað tann grundgevinin heldur heilt einfald ikki tað sum eg eri bangin fyri orsøkin er tað er at onkrir persónar í politsku skipanini ikki dáma kritikk frá landsbankanum ella búskaparráðnum av politisku skipanini og ikki minst tá ið kanska lítið høpi er í fíggjarstýringini hjá landinum so er best at køva tar røddirnar so at man ikki fær nakran kritikk og harvið at tey sum skulu tilvæl í tvey túsund og trýogtjúgu í seinasta lagi ikki verða upplýst á nóg góðum grundarlagi um hvussu fíggjarstógan já landskassanim er og hvussu fíggjarstýringini á landskassanm her eg kann ikki koma til nakað annað tí tí at hetta gevur ikki meining at gera hesar broytingarnar
ja so eru tað nakrar viðmerkingar torbjar jacobsen

aksel johannesen
ja takk fyri tað er eingin ivi um øllum okkum grannalondum er tað soleiðis at hesir stovnar og ráð eru óhevd av politiskum skipanum bæði tá kemur fíggjarlóg á aðrar annan hátt tí tað er eingin ivi um at høvuðsábyrgdina sjálvt tú ikki altíð vit sum eru orsøkin til at tað gongur væl ella illa men høvuðsábyrgdina av fíggjarpolitikkinum og á búskapolitikkinum hevur politiskar skipanum hvussu politiskar skipanum skulu áseta játtanar tey sum skulu eftirliti við og ráðgeva tá tú kemur til fíggjarpolitikk og búskaparpolitikk og velja nevndina so hevur mann nakrar avbjóðingar so eg eri óhefni ikki sum siga tað er nummar eitt og nummar tvey so skal búskaparræðið sjálvandi ávara við so nakrir váðir eru í búskapinum sum ikki eru ábyrgdarfullistur frá meðis men nú er tað búskaparræðið landsbankin sum so skal útønn seinnapart sum kommunufelagið sigur og selja landsprøv og fortelja teimum at keypa landsprøv at tað skulu tit gera tí ið í føroyum hava ein sterkan búskap tað somu sum skulu vísa á veikløgarbúskapinum tað hongur ikki saman tað er ein mótsøkan
siri stenberg
takkfyri hara formaður ja eg haldi a eisini ereina undarlig grundgeving at mann skal minka nevndur og ráð tá okurá akkurt hava upplivað at mann hevur hekkað nevndina í bústøðum við tveimum limum tað er eingin sum hevur sagt seg taka undir við hesi broytingini eg havi ongan hoyrt men eg havi hvussu se lagt merki til at fólkaflokkurin og sambandsflokkurnin teir beidða formenninar kappaðst faktiskt eitt sindur um hvør átti hetta her uppskotið tað var nokk so undarligt hetta er ein nokk so grundleggjandi uppgáva í føroyska samfelagnum og tað er neyðugt sjálvandi at tryggja óheftini hvussu heldur aksel johannesen at mann kann tað yvirhøvur framyvir aftan á vissu hetta verður samtykt hvussu kann mann tryggja óheftini tað er tað eina og hvør hvør skal so vera kann man siga tann kritiska røddin eg dugi bara at síggja fyri mær at at tað vera eitt sindur trupult og at hetta herfer at faktiskt at hava nógv størri avleiðingar enn mann kanska í fyrsta umfari ger sær far um sjans
ha
ja takk fyri tey formaður og takk fyri viðmerkisina siri steinberg ikki tí eg havi álit á bæði tey fólkini sum arbeiða í landsbankanum eru professionell og vilja vera óheft eg havi eisini álit á teimum sum koma manna nevndina sum harvið verður búskaparæði eisini hava ein fakligan stoltleika men tað er eingin ivi um tá ið tá ið tá ið tú ikki ert tá tú ert á fíggjarlógini tann sum tú millum annað kanst koma til at kritisera er tann sum skal áseta játtanina hjá tær so verður tú trýstur kanska til ikki at kritisera so ógvusligt ella finnast at so ógvusligt sum tú kanska er tørvur á tí at vandi er fyri at játtanin verður skorin og harvið sker tað sjálvan burtur og tað er líka mikið tað er einki við jørkun niclasen ella bara stein nielsen at gera tað er líka mikið hvør ið situr í landsstýrinum um tað er javnaðarflokkurin fólkaflokkurin ella tjóðveldi ella ella sambandsflokkurin so er tað neyðugt at teir stovna vit hava eru óheftir og borgarin kann hava álita tí ráðgeving og tí kritikki sum kemur frá hesum instansinum
bjarni hammer
ja takk fyri hara formaður tað er eingin ivi um at at løgmaður hevur onga virðing fyri landsbankanum tað hevur han víst á fleiri ferð at landsbankin onga funktión hevur yvirhøvur tá mann so snakkar um armslongdarprinsippi hetta her er akkurásum taðn mótsatta í staðin fyri at hava armslongdarprinsipp so vili mann hava hond í hanke við øllum sum ger í staðin fyri at hava álit so vildi mann hava eftirlit við hesum stovnunum tað minnir eittlanas stað umskylda meg harra formar tað minnir eittlanas stað um hesi diktaturstýrini har sum kritiskar røddur skula køvast í tí samfelagnum sum okur øll liva í takk fyri hara formaður
hansen
ja eg eg haldi at at ein orsøk til men nú giti eg sjálvandi tátá løgmaður ikki sjálvur sigur tað men hann hann hevur fleiri ferð an víst á at hann vil hava landsbankan avtiknan hann var landstýrismaður í fíggjarmálinum í tvey túsun o fimm tá ið han uppskotin am avtakað landsbankan hann var formaður fíggjarnevndini tá a tesa ellivu til fimtan táð bleiv landsbankin avtikin nú tá hann løgmaðurin vil hann eisini um ikki taka htað av suk vusu eg gera nakrar broytingar sum han verður skerdur at hann heldur at tað hevur nakað við tjóðskaparrørsluna at gera at at hava landsbanka tað er ikki neyðugt vit kunnu hava danska nationalbankan tað haldi hann misskil er fullkomiligan tí tað er neyðugt at hava ein landsbanka sum hevur eftirlit við ikki minst fíggjakoyrarn og váganur sum harbeint um vit bara taka tvey túsund og seks sjey tá vaksútlátinið í føroyum hjá bankunum við einum tveimum milliardum krónum upp á eitt ár og tá tað ger tað so er vandur fyri at vit fáa eitt búskaparlig skrall sum vit eisnifingu seinni tí mugu vit sum samfelag eisini taka ábyrgd av at hava eftirlit bæði í búskapinum og við fíggjarkoyrarnum og teimum vágunum sum eru harpeint teir eru til staðar um tað ikki verður havt eitt neyvt eyga við hvat hendir júst har
akassa
harra formaður eg eri fegin um at aksel johannesen váttaði at so gott sum øll sum koma inn í nevndina vóru fegin um og glað fyri tær broytingar sum eru gjørdar í uppskotunum frá tí tað bleiv lagt fram til hoyroyingar og høvuðssakuliga kann mann siga tær flestu kritikkpunktini blivi rættaði eftir hangur so hetta her at landsbankin kemur at vera á fíggjarlógini og eg má siga tað at aksel johannesen harra formaður veit fullvæl at tað verður absolutt ikki føyrdi politikkur um ta játtanina alt eftir hvat ið einus ovorðum lambspankin sigur tey verða vald tað er óheftni tað er tað r verðið akkurát soleiðis sum tað var undanfarna samgongu so har einkiat koma eftir men atat halda fast í at at ryssikoir fyri at politikarar fara at minka játtanina tí at tær koma ávaringar frá eg haldi at tá spælir mann í so nógv politikk haldi
soyarjónsæl
ja hevur tú eitt uppskot sum sum er ordiliga ordiliga vánaligt sum eingin tekur undir við hon vú gjørt eina lítla broyting til tað betra sevur fólk kanskal fegin um ta broytingina v tey taka framvegis ikki undir við uppskotinum og tað er ikki bara tað at landsbank ka á fíggjarlóginam tað tekur eingin undir við men eingin tekur heldur undir við at búskaparráðið skal nú verða nevnd í landspankanum tað er eingin av hoyrinspørtum tiki undir við hvørki í inni í hoyringum tað at skrivarafunktiónin flytur úr arsetrinum og yvir til landsbankan tað kunnu fólk kanska liva við sjálvur havi eg heldur ikki stóra trupulleikar við tí øh skrivararfunktiónin hjá búskapirnum la jú landsbankanum heilt fram til tvey túsund og trettan tá nú ver handi landstýrismaðuri jørgum niclasen flutti hana til fróðskaparsetrið so tað kannman altíð diskutera hvat skrivararfungtiónin skal liggja men tá ið búskaparráðið verður nevndin í landsbankanum so er tað ein karí landspankin herurfrá ein og sami stovnur sum hevur gitalt ymiskar uppgávur og kanska uppgávur sum eru í mótstríð við hvørja aðrum tað er ein trupulleikija
to er tað ingilín didigsen strøm
takk fyri harra formaður ja mann fær næstan hug til at sitera landsstýrismannin við vinnu og umhvørvismálum at hetta er eitt vánaligt uppskot og mann kann gera eitt annað uppskot men tað verður eisini eitt vánaligt uppskot eg haldi at tað eru øgiliga ymiskar útlitileggingar frá jakob mikkelsen sum umboðar í minnlutanum í fíggjarnevndini og oksellu í handelsenum tað er ov so at eingin hoyringspartur tekur undir við uppskotinum hóast at nakrar broytingar kanska hava gjørt uppskotið frægari enn tað sum var annars so haldi eg eisini at tað er uppskotið tað sum aksoviður hannesen vísir á at tað ringasta mann kann hugsa sær tað er at mann vil køvist her kritisku røddina og tað frægasta sum mann kann hugsa sær tað er at bárður á staði nielsen hevur verið úti og sagt at landsbankin hevur ongar veruliga funktión so kanska veit hann ikki hvat tað er sum hann í veruleikanum er gongd við at gera takk fyri at fara mær
aksal johansen
ja øh tað er nokk ongantíð stuttligt at at at verða kretiseraður tá mann situr við við valdið so tað kan nú heldur at at borgarligu føroyar ofta halda tað a tað um tað er kringvarpi ella um tað er landsbankin ella udað búskapið sum koma onkrum kritikki so eru tey partísk og tey halda við onkrum øðrum oframvegis undir undanfarna samgongu kom landsbankin meira enn eina ferðinar við kritikki av at at byggivirksemið í føroyum var for stórt íløgurnar hjá landinum vóru for stórar tað er nkritikkur sum var upp á sítt pláss tí han var rættur og vit royndu sum frægast so kom mann meta kusu væl við kláraði tað so samgonga at tálma íløgunum tí at tað var nokk rætt sum landsbankin og búskaparáðikritiseraðu politisku skipanina fyri at tað vóru for stórar íløgur í samfelagnum sum sum inni bar at mann prísurin fór upp og mann mátti privatfólk fingu ikki handverkar t te byggja hús og vit innfluttu nógva fremmanda arbeiðsmegi tað erokritikkur sum skal koma um tað er soleiðis at virksemið er for nógv hann kom og tað er upp á sítt pláss sjálvt um tað iki stunt vit at áa tan kritikkin men so má mann taka tað til sín og royna at arbeiða harog fram takk fyrihara formaður
ja næsti røðari er páll á reinatúgvu ger so væl
tí tingið ella hvussu meirilutini á tingi ætlar at ætlar at niðurlaga tvær súlur í til føroyska samfelagnum stór rúm í t føroyska húsinum sum hava staðið í í í nógv ár og sum hava síni týdningarmiklar leiklut í føroyska samfelagnum er eit sindur ringt at vita hvussu mann skal fyri at halda sigur fyri støðuni tí at tí sum tað hevrið víst á so eru tað eingir hoyringspartar sum hava tikið undir við hesum uppskotunum hvørki uppskotinum um landsbankan ella uppskotinum um búskaparráðið

ovanliga er tað soleiðis atum kritikkurin er harður ella mótstøðan er hørð ella argumentini eru sterk ímóti einari broyting so plaga tey flestu tær flestu stjørnunur at taka hvussur tættir til sín taka okkurt til sín av tí og tú kennisteitt sindur undarligt øh tú kennst eitt sindur undarligt tað evur gott við síni mann fekk frið at tosa fyri jørgun niclasen formaðurin at eg fóri veistin ein ein ein afturvendandi trupulleiki haldi eg má eg siga til formannir at landsstýrisfólk tala at úr salinum og at landstýrisfólk eisini tá ið tey hava orðið so viðgera tey flokkar og tingfólk heldur enn at viðgera málið tað er ein himmalígur munur áður at tingfólk har landsstýrisfólk og landsstýrsfólk hava sær n eina aðra uppgávu sum sum tænara hjá tinginum taldið om ýrfólk skulu motera sær eisini hjøgun

og vit hava eisini sum meiriluti søkti sekt møguleikan fyri at finna semjur saman við samgonguni sum sum eg hvussur kundi avmarkað skaðan sjálvur havi e havt eitt uppskot um at at búskaparráðið bleiv lagt undir løgtingið soleiðis at tað fekk frið fyri fyri politiskari jakstran ella upp íblandan vit vitað tað a løgtingið var av løgtingsis umboðsmonni barnumuðsmannini barnumuðsmanninum og eisini á landsgrannskoðanini og eg haldi at búskaparráðið hevði verið hevði verið betri vart og friðað í einum líknandi støðu undir veingjarbrái tingsins tað veit eg eisini at mann hevur aðrastaðni millum annað við usa hevur mann tað tí man ásannar at at tað at kunna virka frítt og óheft hevur ótrúliga stóran týdning hjá einum búskaparráði tí tað eisini hevur leiklutin at at finnast atat valdsharrunum ella valds kvinnunum sum nú einafyrði stjórna a landinum so vit hava roynt haldi eg at at gjørt okara part fyri at royna at finna finna semju við við samgonguna og uttan at fara ov nógvir smálutir haldi eg eisini kann siga tað at fíggjarnevndin hevur í stóran mun ø ynskt at gjørt broytingar men tað er einki ivast í at at tað eru komin harra boð frá teimum sum stjórnaísamgonguni sum hava verið púra greið um at her skal eingin semja gerast um hesi viðurskiftini um tað er tí at mann er bangin fyri at missa andlit ella hvør orsøkin er tað veit eg ikki men í hvussusofer hevur tað verið miðvíst forðað fyri at funnið eina semju sum avmarkaði skaðan í samband við hesum her málini og tað má so vera frá ovasta leiðslustigi í samgonguni tað hevur ótrúliga stóran týdning at at hesir stovnarnir sleppa at at virka óheft tað gera teir eisini aðrastaðni líknandi stovnar eru ikki á fíggjarlógini aðrastaðni og og armslongdar prinsippið hevur ótrúliga stóran týdning tað sum kanska haldi eg vir staðið sterkast eftir aftan á rnei fíggjarnevndarviðgerðina er tað at tað er komið púra greitt fram at stovnarnir eiga at hava og bæði bæði kunnu hava og eiga a hava ymiskar uppgávur og viðhvørt kunnu teir vera í strívi hvønn annan og at tað tí er øgiliga óheppið at at tað verður lagt í somu funktión um eg som m at siga tað er komið sterkt og og greitt fram í viðgerðini í fíggjarnevndini sum eisini stendur í álitinum og og nettupp tí kann tað tykjast løgið at mann í einum samfelag har sum vit vita at vit frammanundan standa hvørjum øðrum ofta nær og ganga aftur í ymiskum samanhangunum sum eru samanfallandi at mann sum ikki roynir at halda skáttuni tøtt men men heldur vevelður at vevja viðurskiftini saman eitt annað sum kanska ikki hevur fylt so nógv í kjakinum tað er kravið um at minka minsta innlánið í í í landsbankanum altso tað tað hevur verið ein ein kann mann siga ein ein fíggjarlig grundlóg síðani kppuna at kravið upp á tey fimtan prosentini í minsta innláni at tað at tað verður ikki vika tað er tað er til ein og hvørja tíð tað kravið sum allar stjórnurnir skulu leggja seg undir og við hesum uppskotunum so verður mann eisini at gera seg inn á tað kantmansiga inn á ta skáttið sum hevur verið ófrávíkiligt tey síðstu nógvu árini so her er her øgiliga nógv nógv viðurskiftir sum sum tala ímótir at samtykkja hetta uppskotið og eg dugi ikki sambært mínm bestu sannføring at síggja meiningina við at gera tað mann kann speklæra mann kann speklæra hvat er tað sum drívur hvat er tað sum drívur ein løgmánn og ein varðaløgmann til at at at at fremja tað sman ger motivatiónin siðst vera at mann skal spara umsitingarliga enn trý fýra hundrað túsund krónur og tað r altso tað er allan heiður vert at mann roynir at at at finna sparingar men í hesum førinum eri eg stórliga bangin fyri at tað eru sparingar sum sum koma okum aftur um brekku tí tað hevur nógv størri týdning at vit hava eina ráðgeving sum kann sm sum kann vera tað tað varðhald sum skal sum skal vera í í einuomhvørjum samfelag vit vita tað vit vita tað sum hava roynt at sita við valdið at viðhvørt eru trýsti stórt freistingarnar stórar og tað kann kennast ómetaliga bæði møtimikið og troyttandi at hava fólk sum sum vita betur her enn ein ein sjálvur í teimum avgerandi støgunum men nettupp tað er netupp tí tey skulu vera har tí at tey skulu kunna hava tann óhefta og frælsa leiklutin til at tala at og vísa á tað sum er fakliga rætt og tað sum er fakliga skeivt og vit vita eisini tað at at ein stjórnfer ikki altíð bara rætt fram í í í sínum virksemi og tað kannavera sterkarkreftir sum ávirka ein til at at gera ting sum mann kanska innasinni ikki vildi gjørt so so altíð alt er hettari ein ómetaliga ómetaliga skaðiligur dagur fyri tað føroyska samfelagið serliga havandi í huga ati at fíggjari støðan sum hon er og fíggjarliga gongdin sum hon hevur ikki alt for sterk kor vit vita tað at hendan her stjórnin hevurum hon heldur fram við við við verandi rakstri so hevur hon lagt eina milliard ella harafturat í rakstrinum tá tá ið tað komandi skeiðið runni ella hetta løgtings skeiðið runni og at mann samstundis hevur skorað kanska upp móti tvey hundrað milliónum krónur av vintøkunum og mann skal ikk vera serliga serliga skilagóður hvørki politiskt ella fíggjarliga fyri at síggja tað at tað verður ein galin endi í longdini og tá kann vera øgiliga hent at vera í teirra støðu at tú ikki hevur tey tey fólkini sum skulu tala at tey fólkini sum skulu ávara um at hendan her gongdin ikki r er nóg góð ella í hvussuur uppaftur betur um tú kanst hava tey undir tínum veingjarbreiði og fáa tey at at láta teir teir tónar sum tú sjálvur ynskja at tey skulu láta so eg vil hvussur mæla løgtinginum upp á tað allarharðligasta at at fella hesi uppskotini sum sum landsstýrið komið við og formaðurin i í fyrstu umfari so haldi eg at fyri at vita um tað ikki ber til at bøta um skaðan um mann kann fáa eina breiðari semju enn taðsnú fari eg atheita formannum at seta til atkvøðugreiðslu uppskot um at beina málið aftur í nevnd takk fyri
ja takk so fær beint tat lovið viðmerking
fyr at formaður við hugsa at spyrja póll at reynatúgvu um hann kann hugsa sær ella siga hví íløgmaður o landstýrismaðinum fíggjarmanium eru so ómetaliga bangnir fyri fyri stovnum sum hava sum uppgávu millum annað at finnast at fíggjarstýringini hví teir vilja køva hesar her funktiónirnar og eitt afturat tað at landsbankið nú skal beilasta fíggjarlógina og millum annað tí verður heftir av landsstýrismanninum at væl vild frá landsstýrismannum í fíggjarmálinum og løgmannin hvønn týdning tað kann fáa fyri landsbankan um landsbankin nú ger okkurt sum ikki hóvar løgmanni og landsstýrismanninum í fggjarmálinum takk fyri hava formara
lreynatúgvuamma altso
hvat er tað sum trívir hesar menninar til at at gera tað sum teir gera tað er einki ivast í tí at at landsbankin og búskaparráðið í í í eygunum á summum sambandsfólkum hava havt ein tjóðarbyggingarleiklut og og tað er einki ivastu í at at vit onnur síggja tað soleiðis eisini at at landsbankin kann blíva tann tann tjóðbankin sum mann sum mann sum mann eigur at vera í einum sjálvstøðum landi og at búskaparráðið er ein er ein lívsneyðu grundskúla í ein í einum skilagóðumbúskapi hvat ið trívur fólkaflokkin til tæir her eg trúgvi ikki tað er tað at bara tað at at tfólkaflokkurinskal gevas sambandsflokkinum í fjørutu hattinm siga veitst hvat ynskja tit at avtaka tær her so so so spæla vit við eg trúgvi at synger nógv djúpri og tað er nettugp tað at mann er mann er bangin fyri at fáa ta neyðugu fíggjarligu ráðgevingina sum skal til vit havandi huga at at landsstýrismaðurin í fíggjarmálunum ongantíð hevir havt avlop á fíggjarlógini takk fyri
ensen takk fyri
hara formaður tað ljóðar á røðaranum sum um tað at ætlanin er at avtaka búskaparráðið í landsbankan tað er jú als ikki so hetta er bara ein umstrukturering av somum funktiónum sum verða verandi annars so nevndi pollareynatúgvu at hann helt ati tað var komin boð úr hægri stað at hann mátti ikki gerast nøkur semja tað kann eg kraftiga afturvísa veruleikin tann at samgonguflokkarnir hava fyrsta degi tikið undir við uppskotið hjá landsstýrismanninum fyrsta samgongufundum síðani í hoyringum í flokkunum og er tað so at onkur av flokkunum ikki tekur undir viðeinum uppskoti sum kemur frá landsstýrisfólkum so kemur uppskotið ongantíð á tingborð so so tí er tað eingin ivi um at tað er ikki bara jørgun niclasen ella bárður nielsen men tað er øll samgongan sum stendir aftan fyri hetta uppskotið og tað er tað sum eg drív megin í hesumtakk fyrihaafora
hóll at reyna seg góð nei

ja takk fyri harra formaður ja nei eg ivist onga løtu í at at tað sum hevur verið ætlanin tað hevu verið at avtaka bæði búskaparráðið og og og landsbankan men so hevur mann roynt at at funnið ein ham sum skuldi gera tað meiri átuligt enn enn enn enn tað sum mann í veruleikanum ætlaði soleiðis at mann mann nær sama man nær sama endamáli men men upp á ein meira átligan máta øh so tað eri tað eri eg púra sannførdur um viviðvíkjandi spurningin um møguliga semju í fíggjarnevndini so er tað so er eg hvussur ein onnur fatan eg hvg haldi ati formaðurin í fíggjarnevndini gjørdi eitt rímiliga gott arbeiði við at royna at vita um tað var ein møguleiki fyri at at finna semju umsi viðuskiftini og eg haldi at partarnir vóru nokk so væl ávegis hagar meni knappliga ein dag so vór eg komin nýggj dekret hevði nær sakturerva sum søgdu okkurt annað takk fyri o fær siristenbergeina viðme
takk fyri har formaður ið hatta virkar sum kappingin harnar um hvør vil eiga eitt uppskoti nú miðflokkurin blandaðist seg upp í tað kórið tí tað er faktiskt eitt uppskot sum avtekur tað funktiónina sum okur kennast í dag við búskaparrænum og landsbankanum so kann mann snakka um tað sum mann vil tað avtekur tann mátan sum tær arbeiða uppá í dag og spurningurin er sjálvandi hví mann ger tað er tað tí mann ikki vil hava kritikk ella mann ikki vil hava ráðgeving ella mann ikki ynskir óheftini ella hvat er tað tí at tað eru hvør fall neyvar grundleggjandi uppgávur í einum demokratiskum samfelag og serliga í einum frælsum samfelag sum okur eisini skula vera men okur hava eisini hoyrt hjá sær í útmeldingarnar um at tey røkja ongar uppgávur tey ringja bara til norðdaga tað haldi eg verið sagt eisini her inni frá fleiri ferð so eg veit ikki ordiliga hvussu langt man eg kemur við fólkunum men eg haldi tað var áhugavert sum pállareynatingin nevndi at møguliga kundi tað verið skipað undir løgtinginum eg veit ikki um ting mann kundi sagt at lýsindi meira um tað tí tað kundi verið nakað man viðgjørdi við tá ið málið vónar tvær
tykkum
takk fyri formaðurin ja spurningin tað er tað vit snakksagt vera eitt uppskot sum er frammi um at at flyta funktiónina hjá búskaparráðnum undir tingi fyri at fyri at tryggja arbeiðsfriðið hjá hjá búskaparráðnum so at tað kann virka í friði uttan at vera jakstrað og óheft av av evintøðum ellum valdsharrum tað eru vit hava tær funktiónar sum vit hava í dag undir tinginum og tær fáa púrasta frið frá frá øllum síðum tí mann virðir at tað sum er undir løgtingsins veingjabreiði tað skal ikki nærtast vit hava løgtingsins umboðsmann vit hava barnumbýlsmann og vit hava landsgrannskoðanina og eingin setir spurnartekin við tað tað teyðir stø tey eru støðug erða sum tey skulu vera og hava ta funktión sum tey skulu hava takk fyri
ja so er tað eykun samuelsen sum fær án viðmerking
arfarmarið ja tað virkar sum er er eitt sindur av ósamsvar í argumentatiónini hjá samgonguni hvussu mann hugsar um at her við at mann vil spara nevndarsamsýningar so at nevndirnar skulu minkast í landsbankanum og búskaparráðnum meðan nevndin í bústaðnum hon skal vaksa so har passar ikki alt saman men hinvegin so virkar tað sum tað er gott samsvar ímillum er tað tað her við at sleppaarprinsippunum tí har ger tað seg galdandi í báðum førum kann mann siga bæði við at leggja landsbankan inn á fíggjarlógina og máta mann velur nevndina í bústøðum so kanska er tað tað sum hevur tann størsta týdningin fyri hesa samgonguna tað er at síggja stórt uppá kann mann siga armslongdarprinsippi takk fyri
ull at reyna tykkum
takk fyri formaðurin ja eg haldi at tað er ótrúliga stóran týdning at vit sum samla politisk skipan klára standa ímóti freistiningini at gjøgnum politisera allar nevndarsamansetingar málið má vera sjálvt um vit kanska hava okrarar politisku preferensir sum má málið vera at tær nevndirnar sum vit seta saman og vit seta tær saman so við so dugnaligum fakfólkum sum yvirhøvur gjørligt og ikki bara tí at mann hellur til tjóðveitsflokkin fólkaflokkin javnaðarflokkin ella okkurt fjórða tað tað blívur eitt forfátarsligt samfelag sum frammanundan er øgiliga tránt sum er øgiliga lítið við sínum trongdina at politisera hvørja tað eg við einasta nevnda í landinum er so stór tað tað tað tað er púra óneyðugt vit hava nokk av dugnaligum fólkum sum kunnu setast vegna sínar faklukvalifikatiónir og ikki nevndust tí tey standa tær ella mær nær takk fyri
so er tað torbetur jacobsen sum fær eina viðmerkingja takk fyri tt

páll á reyna tykkum
ja takk fyri formaður og takk fyri viðmerkingina ja tað er einki ivasto tí at at at tað er tað er alneyðugt at vit fáa givið búskaparáðnum arbeiðsnáir arbeiðsfrið tí tí tann gongdin sum hevur verið tey seinna árenni tað hon ber snøgt sagt ikki til at halda fram tað er eisini ein spurningur um motivatiónin hjá teimum fólkunum sum arbeiða viður sum viðurskiftinum at vistu tey deyo dagliga skulu vera vera hótt eftir sínum sína arbeiðslívi so so ávirkar tað hugin at at virka landina frama í longdrum tað sigur seg sjálvt tað er frammanundan ein øgiliga útsett positión har sum tú skalt tora at at vera í ansøgn við við tey sum valdi hava og vit hava skyldu til at at tryggja teimum á arbeiðsfriðu arbeiðsnáir og og at lagt undir løgtingið hevði verið ein eini ein eina øgiliga góð og salmonisk loyst fyri at fáa frið í økinum takk fyri
so jákup mikkelsen
harra formaður talarnar sum andstøðufólk hava hildið higartil tað er hugstott at konstattera at at tað eru í stóran mun at gita og illgita um intensjónirnar hjá ymiskum persónum og pørtum í eina samgongu og so verða vit skuldsett fyri at hava ætlanir um at teppa kritiskar ødir og eg vil bara siga við pollereventinn hjá formannunum at eg haldi ógvuliga umráðandi at vit hava kritiska røddir og at vit hava óheft ráð sum gera metingar um búskapirsonr líkamikið hvør situr í valdi og búskapráðið og lan tað verður valt akkurát soleiðis sum hevur landstiksmaðuin bakkaði og ót kritikki hella efðirteknara og tí haldi eg tað er øil hugstoytt at mann blívur við at prøva at at mala so nógv perrúrhisna er eg ynski ikki at teppa nakrar kritiskar øld so veit pállar egna ekvur tað
ast tú góð
takk fyri formaðurin tað besti mátin hjá jagum mikkelsen at standa við tey orðini tað er at fella hetta uppskotið so eri so so hava vit eina støðu sum er statuscos so hava vit tað búskaparráðið sum er í dag sum virkar væl sjálvt um skrivarafunktiónin kundu verið sterkari haldi eg sjálvur og so hava vit tann landsbankan sum sum gera sítt arbeiði bæði væl og virðiliga og sum als ikki hevur uppiborið at verður at vera hugaður og spottaður á løgmanninum sum sum há var til fyrstu viðgerð av hesum her málinum so nei jagun mikkelsen eg haldi tað at heilt heilt opið og ærligt so haldi eg tað at samgongan átti at gjørt nógv meira fyri at roynt at funna semju við avndsstøðuni í hesumher málinum tí hetta tænar hvørki hvørki samgonguni ella nøkrum øðrum soleiðis sum tit fara við bæði búskaparráðnum og landsbankanum takk fyri
síðani er tað ruttvang sum fær orðið hjá fólum
eg eri sera sera hørm um hesi lógaruppskotini bæði sum nú eru komin til aðru tað sum mann ger við hesum báðum uppskotinum tað er fyri tað fyrsta at mann avtekur búskaparráðið soleiðis sum vit kenna tað í dag mann flytur uppgávuna til landsbankan og samtíðis so so broytir mann landsbankan frá at verða ein óheftur stovnur sum fíggjar seg sjálvan so flytur mann landsbankan inn á fíggjarlógina harvið verður hann beinleiðis heftur at politisku skipanini bæði tvey eru í sær sjálvum skeiv meta vit í framsókn umframt at tað er komið øgiliga greitt fram eg vil siga at tað er skorið út í papp serliga frá kommunufelagnum sum eisini hevur eitt skrivligt hoyringsvar at hesar báðar uppgávurnar hjá landsbankanum og búskaparráðnum eru óforeiniligar tað er soleiðis iðnum fólkaræði at hvussu er okkara slagið av fólkaræði at mann hevur eitt valdsbýti sum skal forða miðsavnan av valdinum vit hava tað trýbýtt a valdi lóggevandi útinnandi og dømandi og so hava vit tað sokallaða fjórða statsvaldið sum er miðlarnir endamálið er at eingin skal blíva ov valdsmikil eingin einkultur persónur ella einkultur sónur skal blíva ov valdsmikil í einum fólkaræði og fólki og løgtingi skal kunna taka avgerðir á einum upplýstum grundarlagi eg haldi eftir hondini at vit síggja ein leist í politikkinum hjá hesari samgonguni við landsstýrinum á odda vit síggja nøkur mál sum í sæ sjálvum kanska eru nokk so óskildig men tilsaman so mynda tey ein leist vit kann nevna hetta her tá ið landsstýrismaðurin í í mentamálanum jens arana blandaði seg uppí og og tóku broytta hetta her við at mann gav stuðul til filmsætlanina á skúlaskamm vit kunnu halda hvat vit vilja um tað og og landsstýrismaðurin kann gera tað tað gjørdi hann tað er ikki vanligt at landsstýrismaðurin blandar seg í tað tað gjørdi hann vit hava fingið eina eitt uppskot sum so eisini kemur til aðru viðgerð nú komandi dagarnar um miðlagstuðul har er tað landsstýrismaðurin sum í kunngerð skal seta treytirnar fyri hvørji miðlar við umsókn skulu fáa játtað miðlastuðul sum mann skal í miðlastuðulsnevndini út frá treytum sum landsstýrismaðurin setir fyri at halda seg til innihaldið í tí tilfarinum sum miðlarnir skulu gera hetta er avgjørt ein skeivgongd so hoyra vit at landsstýrismanninum dámar ikki kritiskan journalistikk og mann hoyrir at kritiskur journalistikkur skal strikast úr pobleksxcørvási sáttmálanum og so hava vit hetta búskaparráðið skal leggjast ella skal niðurlga nðuravtakast eis sum vit kenna tað í dag funktiónin skal flytast øll hesi her tingini tilsamans hava tað við sær at tað miðsavnar valdið og grundarlagið ella fortreytin fyri fólkaræðið minkar eg veit ikki um mann ger hetta til ætla eg havi meira illgruna um at mann ger tað ikki serliga til vita eg haldi ikki at hendan samgongan hon er ikki góð við fólkaræðið og hon er heldur ikki góð fyri fólkaræði afturfyri spara vit fýra hundrað túsund krónur í mesta laði eg haldi í veruleikanum hetta handlar nógv meira um bara eitt búskaparráð tað handlað meira um bara miðlagstuðul tað handlar um okkara fólkaraði og hetta hevur ómetaliga stóran týdning fyri hvussu vit skipa okkum og vandin er tá mann hevur livað í friðartíð við fólkaræði so leingi at vit missa virðingina vit síggja ikki týdningin í fólkaræðinum tað at vit hava uppbygt gjøgnum tíðina stovnar sum hava tað til mál at forða fyri miðsavnan av valdi og hendan samgongan hevur verið up á heilt stutta tíð tikað týðandi stig skeiva vegin um vit koma soleiðis fyri í framsókn at at vera partur avnar samgongu aftur so fara hesi viðurskiftini at standa ovarliga í okkara ynski til eitt samgonguskjal hetta er ógvuliga grundleggjandi í okkara fólkaræði og okkara samfelag enn einaferð eri sera hørm um hesi uppskotini og vit fara sjálvandi ikkiup á nakran máta at taka undir við tí og vilja kraftiga mæla løgtinginum til at fella hesi uppskotini takk fyri harra formaður
so fær uni rasmussen eina viðmerking í fólk
takk fyri nei eg hugsaði bara um rutt vang nevndi tað at landsbankin fíggjar seg sjálvan og at nú ætlar mann at koyra ta fíggjarlógina eg haldi ikki at tað er heilt rætt at tann fíggjar seg sjálvan og vissi mann bara skal spara fýra hundrað túsund við at gera hetta so tað hongur eg hvussu r ikki ordiliga saman a tar at fíggja seg sjálvan tað fyr

tað óhefnið sum landsbankin hevur í dag við verandi lógkaðu og verandi skipan verður munandi skert og tað verður veikari og tað er í sær sjálvum sera óunniligt og absolutt ein skeiv gongd í mun til okkara grundleggjandi fólkaræði takk fyri
ingi lín stramgers væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi tað eri løgið at sita og hoyra samgongulimir siga at tey ikki vilja køva kritiskar røddir tá átta nú vit hava hoyrt frá miðflokkaog fólkafloksumboðum ferð aftaná fer at mann leggur eftir búskaparráðnum tá ið búskaparráðið kemur við onkrum sum mann ikki tekur undir við politiskt tá ið búskaparráðið sigur at man skal taka meira inn frá tilfeingisvinnuni so ganga tað ørindi fyri ja vinstraveingin ella ja eru partapolitisk og partísk vis tað irki er ein máti at køva røddur uppá so veit eg ikki hvat tað er kanska er so nemliga hetta uppskotið tann ultimativa køvingin takk fyri
vág
takk fyri ja tað er nokk so gjøgnumgangandi fyri hesa samgonguna og og kanska serliga landsstýrismaðurin í mentamálum altso at mann sum landsstýrismaður í mentamálum tekur frástøðu frá kritiskum journalistikki og at mann sleppur at siga tað uttan at samgongan talar at tað haldi eg veruleikanum er eitt sindur av hugnaligt eg haldi tað er so grundleggjandi í okkara fólkaræði talufrælsi og at mann ikki politiskt ger seg inn á tær røddir sum mann ikki er samdur við tað er so leggjandi í mun til bæði talufrælsi og fólkaræði takk fyri
ja tað er fór ófriðarligt tingsalinum so er tað bjarni kárasund gers væl
takk fyri at formaður eg eri øgiliga samdur í røðuna hjá ruth vang og tað sum hon fór fram og framsøktin fletti ikki undir nøkrum umstøðum undirviðisnær at mann avlagar tað innara eftirlitið í fíggjarstýringum í føroyum sum ið frammanundan er so øgiliga veikt sum er politikarar hava lyndi til at brúka for nógv tí at tað gevur politisk poang og vit hava eingir systemur í verðslu at halda í orðnum á okkum og nú ætlar mann at avtaka tað síðstu bastiónina hvørjum tí viðvíkur eg haldi at akkurát hetta málið er øgiliga symptomatiskt av tí tí heims fatan sum henda samgongan á hetta landsstýrið hevur altso tað hevur keksin balances tað mann hevur eina balanseraða distributión av valdi tað er slett ikki nakað sum hugar teimum stendur tá teir so hava teir alt valdið og gera akkurát sum teir vunnu listir so at teir tillaga umstevnarsøgaðar so at teir kunnu vinna eitt væl upp á politiska gávur hendan vegin og handan vegin eg haldi at tað er djúpt á vórligt og líka sum rutt vang sigur so er hetta ein vandi fyri tað føroyska fólkaræðið eisini takk fyri
og svang
takk fyri og og tað syrgiligasta er at einasta grundgeving fyri hesum uppskotinum er ein sparing upp á fýra hundrað túsund krónur sæð í ljósunum av rakstrarvøkstrinum hjá hesari samgonguni so niðurleggja vit grundleggjandi demokratiskari funktiónir fyri fýra hundrað túsund krónur í mesta lagi nakrar av teimum fýra hundrað túsund krónunum fara til nýggjar nevndarsessir í bústaði tað er tað vit fáa burturúr at niðurlaga fólkaræðið í føroyum takk fyri
siri stenberg
takk fyri harra formaður ja sparingin blívur kanska tvey hundrað túsund tá ið mann tikið bústaðir frá ella gott tað eg haldi eisini at ta er eitta uppskot sum ella okur í tjóðveldi eru sera hørm um tað tí faktiskavtekur mann búskaparráðið og í næsta uppskot í landsbankan í tí líkist sum okur kenna tað í dag og okur hava sett tað fyrr ø eg eri nokk so samd við rutt vang um tað at hetta mugut broyta tá ið hetta her samgonguskeiðið farið tá rokni eg við at at okur sleppa til aftur má siga tað so men eg haldi at tað vóru nakrar áhugaverdar eygleiðingar og hugleiðingar efta her um fólkaræðið tað virkar sum hetta her við at mann ikki tolir kritikk alt blívur so meila minni politiskt dýrt tað er ikki virðiligt fyri at framkoma fólkaræði og her tekur mann kanman siga ein av súlunum undir fólkaræðinum so at siga burtur og tað er eitt álvarst mál sum p á einnanna máta er farið nokk so stillisliga framvið
útvarp takk
fyr jher eru trý ítøkilig mál landsstýrismaðurin skal í í kunngerð seta treytir fyri innihaldið í mun til miðlagstuðulin kritiskur journalistikkur hevur landsstýrismaðurin sagt vil lann heldst sleppa undan frá kringvarpinum og her tað triðja eitt búskaparráð sum skal koma við óheftum metingum av føroyska búskapinum og sum skal vera grundarlag undir politiskum avgerðum tað avtekur mann eisini og leggur saman við einari aðrari funktión sum tað púra er í andsøgn við hetta er álvarslig stig tilsamans sum avdúkar ein ódemokratiskan leist takk fyri
ja og næsti røðari er erhard joensen gerfóð
takk fyri harra formaður øeg ætlaði fatisk ikki at taka orðið aftur í hesum her málinum aftaná tað sum eg førdi fram undir fyrstu viðgerð men tað blívur við at líkasum tann reyði tráðurin tað er hetta her við hesum óheftinum sum er so øgiliga neyðugt í sambandi við landsbanka og og búskaparráðið nú nú tann nýggja landsbankan vissi okur hyggja visi okur hyggja at rundanum okum hvussu hvussu landsbankar í gásaregin nationalbankar eru skipaðir og hvørja hvørja funktión sum teir hava í samfelagnum so er tað ein funktión sum er næstan beinleiðis tengd at pengapolitikkinum tað e líkasum deilt upp í trý ein landsbanki hevur sum endamál at tryggja stabilar prísir tavil sigat at halda eina lága inflatión og tað verður gjørt við at mann innrættar pengapolitikkin eftir tí soleiðis at mann til dømis hevur ein fastan kurs yvir fyri einum størri gjaldoyra í í hjá danmark kann tað vera at mann heldur ein fastan krónukurs yvir fyri evruni og mann vil halda imflatiónini í skakk landsbakkanin siga tað at teir hava ein politikk um at inflatiónin má maks verða tvey prosent som skal helst verða undir tvey prosent og so er tað at tryggja gjaldingar tað er at tryggja bæði elektroniskar gjaldingar tað er at tryggja kontantagjaldingar og tað verður gjørt við at mann hevur ein nationalbanka sum kann prenta pengar og halda eyga við og tryggja at tað elektroniska samskifti ímillum bankar at tað er á einum nøktandi trygdarstøði og so hevur mann einein eitt eftirlit við fíggjageirranum við at mann heldur eyga við mann kemur við mann framleiðir hagtøl og so umsitur mann skuldina hjá statinum øll hesi tingini sum ein nationalbanki vanligagel tey krevja eitt stórt óhefti stjórnun hevur ikki ávirkan á hvussu nationalbankin føror sín politikk hvussu nationalbankin føro sín pengapolitikk taðevur nationalbankin einsamallur ábyrgdina av í okara føri her hevur landsbankin ikki ta funktiónina landsbankin hjá okum hevur ikki ta pengapolitisku heimildirnar men so hava teir nøkur onnur ting millum annað umsita teir til dømis skuldina hjá landinum teir umsita samhaldsfasta og nú skulu teir so koma tann tann samlaði stovnurin skal koma við óheftari ráðgeving og tað stendur í altso klárt og týðiliga í paragrafinum at tað er altso óheft ráðgeving ið skal koma frá hesum nýggja stovnunum so tí dugi eg ikki ordiligani at skilja at mann fer inn her og kemur tosar um eitt demokratiskt undirskot og at hetta her er ein ein o ein eit eitt brot á demokratiskar meginreglur í hesum samfelagnum tí tí tað dugi eg bara also slett ikki at síggja vistimann hyggur eftir hvat okara landsbankin skal gera í mun til aðrar landsbankar so er tað heilt heilt hvør síni ting sjálvandi skal tá ið mann velur eina nevnd í tann nýggja stovnin nú verður tað so útpeikað av av setrinum sjálvandi skal tað vera óheft og tey sum koma í har hava eina lóg at halda seg eftir og skulu arbeiða eftir lógini og eg ivist onga løtu í at tey sum koma í hesær nevndina fara at arbeiða óheft tað tað eg trúgvi ikki at tað kemur nakar at sita í hesi nevndini fyri hesa her nevndarsamsýningina og gera eina heilt aðra búskaparfrágreiðing enn hvat ið veruleikin er tað vuldi verið heilt absurd so harra formaður tá i vig tosa um tann føroyska landsbankan í mun til aðrar landsbankar sum veruliga hava óheftni sum sínn kruntapp so er tað altso ikki heilt tað sama galdandi í føroyum takk fyri harra formaður
ja edvar jacobsen eina viðmerking
takk fær formaður nú er tað tosað so nógv um um fólkaræði í hesum málinum nú koma aðrar joensen nokk so nógv um á tað sjálvur metir aðrar joensen at at fólkaræði í føroyum er í vanda við tá mann fer inn og broytir búskaparða í landsbankan í í sambandi við við teir reglarnir sum eru í aðrar í forhold tað sum er frammanundan er tað ikki at fara eitt sindur eyðsliga til verka at siga tað at at fólkaræði fer sínn veg við hesum uppskotinum hvat heldur er at jóans skuldi hugløgd eitt lítið sindur rundan um akkurát tað málið og er tað ikki at undirminera tey fólkini sum sita í hesum her og hava í sínum arbeiði í landsbakna at siga at fólkaræðið forsvinnur við hesum uppskotinum takk fyri harra formaður
erhard joensen
takk fyri harra formaður fólkaræðið hvørvir ikki við hesum her uppskotinum eg havi fult álit á at tey sum verða vald í hendan stovnum og skulu koma við óheftari ráðgeving til sitandi løgting at tey gera sítt arbeiði fult og heilt púra púra uttan bæði uppíblanding men eisini við tí fyri eygað at teirra professionella also teir teirra integritetur professionelli integritetur er til staðar sjálvandi koma t at veita eina frágreiðing sum er fult á hædd við tað sum tey kunnu standa inn fyri og tí dugi eg sletkiki at forstanda prátið um at mann líkasum avtekur demokratiskar institutiónir institutiónir skulu halda demokratinuma í føroyum upp á pláss tí tað er tann føroyski landsbankin ikki tað er rættiliga nógv umsiting og so hava tær aðrar uppgávur so sum vágameting
men hetta er altso ikki eitt álop á demokratii takk fyri har so er tað bjarni kárasum petursen ger so væl
takk fyri at forma mær eg haldi sjálvur at vágaráðið er nakað sum skal hava eftirlit við systemiskar vágar í samfelagnum at stødda makroprotent kellað meðan búskaparráðið hevur fyrr heldur seg til búskapurin í ein størri heild eg haldi at tað er rættiliga greiður munur á tann báðum institutiónunum nú sigur harri joensen at at tað her ikki gongur út yvir tað føroyska fólkaræðið tað tað kann gott vera at tað ikki ger tað yvir nátt men tá tú tekur hædd fyri øll tey átøkini sum landsstýrið ger og tað mann fær sær fleiri heimildir og mann lýsir kunngerð og mann avtekur nevndir tað er so kallaður salami-taktikkur har tú skerur eitt stykki og eitt stykki og eitt stykki áðrenn tú veit av so hevur tú mist allar tær viktigu institutiónarnar sum skulu halda í orðini á føroyskum politikarum eg haldi ikki at tað er nakað sum broytist yvir nátt men hetta er gongdin tróndurin sum vit skulu bekymra okkum stórt um og eg haldi eisini at joensen má bekymra seg um síni samgongufelagar og kanska spyrast tú sjálvan hvønn veg
ja takk ger so væl erard joensen
takfyri hara formaður tað sum eg hevði upp á hjartað her tað var at í sambandi við hetta uppskotið er tað blivið ført fram ferð eftir ferð eftir ferð at hetta her er eitt grovt álop á eina instututtión sum í øðrum londum hevur eina heilt heilt aðra funktión enn í føroyum okur hava eina also búskaparráðið og landsbankin hevur hjá okum eina nógv meira umsitingarliga funktión enn í okara grannalondum tí har er tað ein ein ein ein institutión ið veruliga førir pengapolitikkin hjá landinum tað ger okara landsbanki ikki tí er tað heilt hvør sítt tað er sum at samanlíkna perur og bananir og tað er tað sum haldi eg framgingið alforlítið her í dag tí tað er bara líkasum fokusera upp á tað negativa sum faktisk hevur støði í eini støðu sum yvirhøvur ikki fungerar og er í føroyum tí okur føra ikki pengapolitikk í føroyum tað gera okur ikkitakk fyri harra formaður
ja takk fyri so er næstur røðari biljusinussen ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at orðaskifti ber eitt sindur dámað av at mann viðger nakað sum onkur held mistónki samgonguna fyri at hava ætlað men sum als ikki er í hesum uppskotinum og tað er at avtaka landsbankan og búskaparráðið hendan samgongan avtók landsbankan í tíðarskeiðnum frá

endurstovnaðan og vit eru samd um at vit fara ikki at rulla alt aftur ø og tí hava vit ikki skotið upp at avtaka landsbankan einaferð afturat vit hava heldur ikki avtikið nakað búskaparráð men vit hava við hesum uppskotinum um tað verður samtykt so er ein umstrukturering farin fram hvar ið búskaparráðið verður nevndin í landsbankanum men tað verður framvegis eitt búskaparráð so verður tosað um at landsbankin kemur á fíggjarlógina og tað kemur at gera tað at hann ikki verður

búskaparráðið er tann ráðgevandi stovnurin og búskaparráðið hevur altíð verið á fíggjarlógn búskaparráðið hevur ligið sum ein partur av fíggjarlógini og hevur fingið játtan á fíggjarlógini og hevr veriðknýtt á fróðskaparsetrinum og hevur allíkavæl allíkavæl hevur búskaparráðið givið sínar atfinningarsomu viðmerkingarg íkast til føroyska búskapi so alt tað sum er sagt her um at nú fara fólk ikki at tor at siga sína meining tað er mótprógvað við øllum tí sum búskaparráðið hevur gjørt higartil tí búskaparráðið hevur verið á fíggjarlógini men búskaparráðið hevur verið kritiskt tá ið taðhevur verið brúk fyri tí yvir fyri sitandi stjørnum so tann vandin er burtur hann eg slepti har tað er mann roynir at fortelja eina søgu sum er mótprógvað av søguni tað hongur jú slett ikki saman landsbankin tað stendur í í

um landsbankan at landsbankin føroya er sjálvstøður almennir stovnur sum virkar óheftir av politisku skipani hann virkar við lóg óheftur av politisku skipanini fullkomiliga líka mikið hvussu hann verður fíggjaður so er hann óheftur av politisku skipanini tað hevur hann lógarheimild fyri og tí ber ikki til av okkum politikarum her at standa og siga tað at nú verðu hann ikki óheftur vit hava jú sjálv gjørt lógina sum sigur at hann er óheftur hvussu kunnu vit tá siga tað at hann verður ikki óheftur respektera vit ikki okkara egnu lógir og og skal landsbankin ikki fylgja sínari egnu lóg tá ið tað stendur at hann er óheftur sjálvandi verður hann óheftur akkurát sum hann hevur verið frammanundan líkamikið hvusu hann veður fíggjað og landsbankin onkur segði h at hann fíggjar seg sjálvan tað ger hann als ikki altso landsbankin er djúpt tangdur at tí almenna fíggjarkervinum og hann er bara mann kann siga politiskt hevur mann ásett at hann verður fíggjaður í einum spesiellum modelli sum sum soleiðsnar sum tað hevur verið og nú broytir mann tað soleiðsinar at hann verða partur av fíggjarlógini og tað er ikki annað enn tað politikarar kunnu til ein og hvørja tíð fara inn og broyta ta samansetingina og vissi ein landsbanki skuldi virka óheftur av politisku skipanini tí hann ræddist politikararnar øso hevði hann heldur ikki torað at gjørt nakað sum hann ætlaði sær at gera visti han var bangin fyri politikaranum sjálvt um hann ikki var direkta á fíggjarlógini tí so visti hann tað at politikarar kundi farað inn og broytt ta skipanina so tað er ikki øðrvísi enn tað so tí er eisini tað rakt við síðuna av tá i mann roynir t argumentera upp á tann mátan og eg má siga tað at vit kenna øll tey fólkini sum hava mannað hesar bæði búskaparráð og landsbanka hesi seinnu árini tað eru professionelt fólk taðri fólk sum sum vita hvat tað snýr seg um og sum eru eru fakliga sterk og ikki eri bangin fyri at siga sína hugsan om sína meining líka mikið hvør situr við ræði og soleðinar skal tað vera og tað haldi eg tað haldi eg eri ein styrki fyri okkara demokrati og tí skilji eg sletti ikki at nakað kemur upp her til dømis ruttvang og sigur efti einum hóttan ímóti fólkaræðinum altso álvaratos altso føroyar eru eitt heilt framúr fólkaræði at at vit bara kunnu standa og diskutera so opið sum vit gera í dag um øll hesi viðurskiftini tað prógvar jú styrkina í okkara fólkaræðum og at mann kann fólkaræðisliga hava eina tilgongd til øll hesi

trongd til at siga tað at ja tað var pálla reynatygvu sum var her uppi og segði tað at tað nærkaðist einari semju í fíggjarnevndini um at gera okkurt annað í samband við etta uppskotið men so knappliga kom eitt dikret r frá hægsta stað eg veitiki hvat hann ella eg giti hatta meinar úr landsstýrinum um at einki mátti broytast og tað skal eg bara sterkt afturvísa tað er soleiðisnar í soleiðisnar sum hendan samgongan virkar tá ið landsstýrið hevur latið mál niðan í løgtingið so blandar landsstýrið seg ikki uppí tað er hvussur mín er

formaður eg veit ikki hvat undanfarna samgonga er von við eg havi ein varhuga av tí men landsstýrisfólkini í hesari samgonguni og har haldi eg landssýrismaðuri g fíggjarmáluim gongur undan vit hava onkuntíð snakkað við hann um onkur mál hann sigur ikki blandað meg uppí sigur hann hatta er tykkara borð og tað er faktiskt rætiliga befríandi at hava landsstýrisfólk sum arbeiða upá ein sovorðnan

støðan harformaður og tað er galdandi haldi eg soleiðinir sum eg havi upplivað tað er galdandi fyri øll landsstýrisfólkini at vit sum sita í løgtinginum tá ið málið er komið okkara borð so er tað okkara avgerð at at viðgera málini og tí hava vit eisini viðgjørt júst hetta sum pálla reynatøgvur var inni á í fíggjarnevndini vit hava viðgjørt tað frælst og opið um tað var møguleiki fyri at finna utað onkrum øðrum men vit blivu samd um at vit fóru ikki at gera nakrar broyting í hesum her ikki bara tí at

ikki bara tí at onkur ikki ikki hevði hug til at broyta tað men av tí at vit hava eina heila samgongu sum skal broyta hugsan altso tá ið mann sitir í einari nevnd so umboðar mann ikki bara seg sjálvan men mann umboðar eisini ta samgongu mann er partur av og tær semjur sum mann til dømis á samgongufundum og í hoyringum í flokkunum hevur gjørt seg til ein part av og tí er tað ikki altíð so nevnt at fara og taka málið bara í egna hond om siga nú gera vit eina semju vissu ikki øll samgongan er samd um tað og tað er orsøkin til at vit í hesum førinum ikki hildu at tað var rætt at fara at gera eina semju men eg skal geva pállarenatúgvu rætt í einum og tað er at nakrar av teimum tankunum sum vóru framvóru áhugaverdu millum annað tað sum pállareynatúgvu segði her frá tingsrøðararpalli at tað kundi verið ein hugsan til framtíðina at ein stovnur sum búskaparráðið lá undir løgtinginum og hevði kanska ligið ómetaliga væl undir løgtinginumpp á sama máta sum løgtingsis umboðsaðr ella barnaumboðsmaðurin ella løgtingsgrannskoðararnir so sso hevði hann so ella so eina ráðgevandi funktión sum kanska í størri mun varð vend út í móti samfelagnum og ímóti løgtingsfólkum eisini tað er so nakað sum er vert at umhugsa tá ið mann møguliga einaferð aftur fer at umhugsa broytingar í í hesum stovnum men samanharra formaður eg haldi ikki tað fer nakað av hesum stovnum at vit hava gjørt hesa umstruktureringina eg haldi at við tað at vit miðsavna eit lítið sindur ta vitanina og ta búskaparligu ráðgevingarligu styrkina sum sum er hjá hesum fólkunum sum manna hesar nevndirnar at mann miðsavnar tað eitt sindur kemur kanska at gera

arbeiðsmilliøi eit líti sindur sterkari og kemur at savna vitanina eitt sindur meir og kanska kemur tað gera ráðgevingina upp aftur meira grundaða og sterka tá ið tá ið alt alt verður alt verður lagt saman pá henda máttan takk fyri
ja takk sína viðmerkingar fyrstur er aksel vilemsun johannes
ngersovælja takk fyri harra formaður billjustinussen tosar um at mann virðir óheftnið hjá hesum instansinum øllufuren sinstansirnir harpá í landsbankin búskaparráðið mæla frá hesum broytingunum og tað virðir samgongan ikki øll sum verurlig hoyringar mæla frá øll sum skriva hoyringsskriv landsbankin búskaparrági kommunufelagi vinnuhúsi og nógv ymisk fakfeløg er ímóti broytingunum styrkja skrivarafunktiónina so kann mann broyta skrivarafunktión hon er ligði nógvar ymaskta yminskastaðnis fyrr tað kann han gera uttan at ghesa umstrotereringina á nevndini tann umstøðukengiin ger nú er at landsbankin búskaparí eitt og sama ráð tí búskaparráðið er nevndin í landsbankanum og at mann koyri inn á fíggjarlógina hsparingin er lítil og eingin men akkurát økt nevndar samsýningar á onkra aðrastaðnis tí far at spyrja biljustinussen tá nú ætlar at atkvøða fyri so rni gangið út frá tæmetur hetta verður betri hví verður hetta betur enndan skipanin vit hava í dag
ja takk ger so væl biljustinussen
líka tiltað fyrsta sum aksel johannesen nevndi tá ið mann politiskt ætlar sær at gera nakað so kann mann gott rokna við tí at nógvir hoyringspartar eru ímóti tað haldi eg at undanfarna samgonga upplivdi nokk so kraftið eisini í sambandi við fiskivinnunýskipanina eg haldi at tey tey prøvaðu at leita við ljósu lykt eftir onkrum sum var samdur við teimum men eingin var samdur við teimum so tað er nokur ta sama støða men tað var ein politiska avgerð at fremja eina fiskivinnunýskipan og tað er eisini ein politiska avgerð at gera fremja hesa her lítlu rationaliseringina sum tað er og eg haldi at tað sum blívur betri tað er at tú at tú savnar eitt sindur miðsavnar eitt sindur meiri tær kreftirnar sum eru innan fyri bskaparliga og ráðgevingarliga øki í føroyum búskaparráðið haldið hevur verið øgiliga tað hevur verið ein øgiliga veikur stovnur við einum hálvum skrivara og við trimum nevndarlimum og mann kann siga at tað tað liggur øgiliga nógv á einum búskaparráði tá ið tað eru so ta i tað tá ið tað eru so fá og tað er ein so veikur stovnur og man kann siga at tá ið búskaparráðini herður lagt saman í landsbankanum so so verður milliøið størri og sínar geeffektinir verðu uttan iva eisini størri og tey kunnu samskifta meiri opið og lætt um tær avbjóðingar sum liggja í okkara búskapi tað trúgvi eg kann vera við til at at gera búskaparligu ráðgeving
betri næstu viðmerkjartíð er
ruttvang gersvæltakk fyri eg haldi fast við at fólkaræðið viknar við hesari samgonguni miðflokkurin hevur gingið á odda við í ávísan mun at ampotera miðlarnir bæði tær privata og kringvarpið við tí nýggja skipanini til miðlastuðul og tað at mann tekur frástøðu frá kritiskum sjornali stykki afturat hesum kemur nú eitt skjórt búskaparrá sum verður veikari í sínari funktión íog við at samannevnd fær tvær uppgávur sum ikki kunnu foreinast hetta er ein leistir sum ger okkara fólkaræði veikari eg mist einki ikki hesa samgonguna eglevi misti einki um at tað er meira ótilvitað enn tilvitað at mann ger tað men mann ger tað tí mann ikki er góður við fólkaræðið og tí blívur mann heldur ikki góður fyri fólkaræðið takk fyri
ja takk ger so væl milliusinsen
sakfiraformaður eg kundi eisini ákært rutt vang fyri at roynt at teppa miðlafólk undir seinastu samgongu tá ið tað fyrsta mann gjørdi var at geva teimum tvey túsund krónur í lønarhækking so slapp mann undan kritiskum spurningum eg kundi eisini ákært rutt vang fyri at fara uttanum allar fólkaræðisliga mannagongdir tá ið mann samdist um í seinastu samgongu ikki at lata landsstýrið leggja uppskotið fram um broytingar í hjúnabandslógini men upp á ein púra óreglumenteraða máta samtykti mann í samgonguni at fýra tingfólk skuldu leggja uppskotið fram uttan um allar fyrisitingarligar ásetingar og fyrisitingarlógávur tí so slapp mann frá at uppskotið fór til hoyringar úti í samfelagnum mann slapp frá at yvirhalda nakrasta fyrisitingarligar lógur og rætt og tað var ein máti at ganga uttanum fólkaræðisligar ásetingar tí vanliga tá ein samgongur arbeiðir so er tað landsstýrisfólkini sum gera lógaruppskotini tí landsstýrisfólkini sum fyrihalda seg til fyrisitingarlóggávuna og so eisini har og tað er rutt vang sum sigur hatta her hon sum var við til at ganga uttanum allar fólkaræðisligar mannagongdir í seinastu samgongu so eg havi ilt við at respektera tað sum hon sigur tá ið hon sjálv ikki hevur respekterað sínar egnu hugsan
so er tað bjørn samasta sum eina viðmerking
takk fyri ja billjustinussen hann er ein góður røðari og hann hevur gjørt sær til verja fyri tað sum tær broytingarar sum verða gjørdar nú men vit vita tað er jú fakta atlongdarprinsippi verður minkað við hesum her vit vita eisini hetta kann føra tilførleikamiss og vit vita at ráðgevingin kann fara at blíva minni óheft eg sigi kann og vit vita at løgmaður hevur verið úti og til einkis gjørt fviði øllum føroya fólki funktiónirnar hjá landsbankanum og vit vita eisini tað at landsstýrismaðurin í fíggjamálanum áður hevur avtikið landsbankan so eg ætliði at spyrja biljustinussen er tíðin ikki komin til at mann mann stendur samanum hesar stovnarnar sum eru við til at styrkja okkum og fyrireika okkum til at blíva ein sjálvstøðug tjóð takk fyri
ja takk ger so væl biljustinussen
altso armslongdarprinsippi eg skilji ikki ordiliga tað tí at tað er tann ráðgevandi funktiónin sum er kritisk altso tann sum ráðgevur og finnist at hann skal vera í einari armslongd frá landsstýrisfólkunum men tað hevur hann jú ikki verið altso búskaparráðið hevur frammanundan verið á fíggjarlógini tað hevur enntá verið knýtt at fróðskaparsetinum sum er ein almennur stovnur undir einum landsstýrismanni so armst longdarprinsippi fáa ikki ordiliga eyga á í hesum og viðurkjandi landsbankanum so hevur landsbankið framvegis eina lógarásetta eitt lógarásett óhefni og og lógarásett at hann er ein óhefti stovnur so hann kann við lóg virka óheftir og tað er lógin sum stýrir landsbankanum og hann skal gera váðagreiningar fyri føroyska búskapinum tað kann hann gera fyri tað um hann er á fíggjarlógini ella ikki er á fíggjarlógini eg síggi ikki ordiliga munin á tí tað er eitt arbeiði fakligt arbeiði sum skal gerast og tað fakliga arbeiðið kann saktans gerast uttan mundlið hvussu í landsbankini verður fíggjaður
takk so er tað páll tað reynastúgvi sum gjørdi viðmerking ger so væl
fyri formaðurin eg má bara staðfesta tað at vit síggja viðurskiftini ymiskt í mun til møguliga td í fíggjarnevndini eg var avgjørt av teirri fatan at at nevndin arbeiddi við møguleikanum at gera broytingar sum vit kundu royna at finna felags semju um fíggjarnevndini til tað knappliga ein dag komu boð frá formanninum í fíggjarnevndini um at tað bar ikki til eg kann ikki gera meg til talsmálinu hvaðani boðini komu frá men hvussu eru komið boðini um at at tað bar ikki til og tað plagar at vera úr ovasta stigi tá tað so er viðvíkjandi undirtøku fyri málini ella ikki og billjustinusen vísti til fiskivinnunýskipanina eg haldi at fiskivinnunýskipanin tá fekk undirtøku frá einum afturat samgonguni biljustinussen takkjatakk
ger so væl ditjussinossen
ja tað er rætt pállar hennatúku takk fyri at formaður tá ið pállar hennatúku sigur at tað kom um boð frá magnus rasmussen ja so var tað frá magnus rasmussen at boðini komu og tað er frá hægsta stað í løgtinginum tá ið vit tosa um fíggjarlógararbeiði so er magnus rasmussen sum formaður fíggjarnevndin kunnu vit kalla frá hægsta stað í løgtinginum og tað er tí at hann hevur hann hevur kannað umstøðurnar og sum tann góði sera góði fíggjanindaformaður mark rasmussen er og tingbólkarformaður í sambandsflokkinum so hevur hann eisini kannað eftir hjá fólkunum í samgonguni hvussu í møguleikini er fyri at at gera nakað annað enn tað sum vit annars vóru samd um bæði á samgongufundum og í hoyringum hjá flokkunum annars og tað er jú ikki bara sum at siga tað at víkja burtur úr teimum semjum sum mann hevur gjørt so tað haldi eg pállaræða teg dugir væl at skilja við sannum hugsa seg eitt sindur um takk fyri
ja takk so er næsti røðari jákup mikkelsen ger so væl
fíggjarmálaráðharrin legði fram eitt uppskot sum skapt nógva øsing í fjølmiðlunum og nógvan kritikk landsstýrismaðurin lurtaði eftir kritikkinum og broytti meginpartin av tí sum varð skotið í skógvarnar fyri ikki at vera nóg gott og faktiskt síðani tá hevi tað verið friður og tað kanska eg komið baka upp á andstøðuna sum nú roynir at kóka eina súpan burtur úr hesum her uppskotinum so nú allíkavæl sjálvt um ikki full semjur um tað vendir so mikið rætt at tað bleiv friður um tað og nú er mann farin og mann hevur tikið fram nøkur ting sum eru ómetaliga niðrandi fyri okkum sum sita í samgongu tað verður sagt at vit ætla at teppa kritiskar røddir og tað passar ikki tað verður tosað um at vit ætla niðurliga demokratiskar funktiónir í samfelagnum og at mann mann sigur mann avdúkar eina ódemokratiska framferð men tað er so grovákærur ímóti okkum at tað hoyrir ongastaðni heima

vit hava framvegis óhefna ráðgeving

undrast yvir at taðeru fólk á tingi sum siga og kritiserað okkum fyri at hava sett spurnartekin við tað sum niðurstøðurnar sum eitt nú búskaparáðir komu til onkuntíð altso er tað virkliga soleiðis at vit skulu hava funktiónin í samfelagnum og vit sum politikarar ella sum føroyafólk bara skulu nikka til hvat sum helst eg eri sannførdur um at tær tilráiðingarnar sum eru komnar frá teimum serkønum fólkunum eru óheftar men vit hava sæð at soleiðis sum búskaparráðið hevur arbeitt við tí játtan sum tey hava havt so hava tey sagt at tá ið tey skulu koma við kritikki ella niðurstøðum um búskaparstøðuna so hava tey verið noydd til at gjørt raðfestingar tí at pengarnir hava ikki rokkið til meir og í tí samgonguni í undanfarnu samgongu spurdi eg búskaparráði í einum fundur einaferð hví nevndu tit ikki útreiðsluvøkslurin við einum orðog svarið var ja tað var tí at vit hava so lítla játtan vit hava hálvan skrivara a vit vit máttu raðfesta hvat vit tóku fram og so kann mann seta spurningin við hvussu nógv góðska er í tí at hava eina eina ráðgeving sum vegna manglandi pengar ikki kann fullføra sítt arbeiði og koma í ráðgeving á øllum økjum tað áttu vit so í øllu førum at tikið til eftirtektar og hetta hendi undir undanfarna samgongu

eg minnist gott tá ið vit í tvey túsund og ellivu tvey túsun og fimtan settu okkum fyri hvussu vit skuldu fáa búskapin aftur a beint og tað var ikki serliga vælumtikið av teimum serkølunum og so slett ikki tá ið vit avgjørdu at gjøgnumferða flatskattin tað voldi stóra mótstøðu men eg eri sannførdur um at bæði flatskatturin og tann førdi búskaparogfíggjarpolitikkurin sum tann samgongan frá tvey túsun og ellivu til tveysúsno fimtan førdu var bleiv grundarlagið saman við at vit fingu økt okkara makrelkvotu so nógv til ein vøkstur búskaparvøkstur sum ikki hevur sæð sum líka í føroyum

eg má siga tað at tá ið andstøðan stendur her á tingsins róðarpálli og sigur at

fer at skapa vanda fyri at tey ikki gerast at arbeiða ordiligt so má eg siga tað at andstøðan ger seg rættiliga nógv inn á integritetin hjá hesum fakfólkum tí eg eri sannførdur um at tað fer ikki at ávirka um tað skuldi verið ein ein samgonga sum valdu at lækka játtanina tey fara ikki at ganga upp á konfirmið við sínum meiningum men tað sigur andstøðan og tað vil siga at andstøðan hevur ikki á búskaparfrøðingum og og teimum fólkum sum skulu ráðgeva okkum tá ið tey halda tað at at tey kunnu keypast fyri ein hægri játtan tað má eg siga tá fa fái eg somu hugsanir sum billiustinusen var inni á at undanfarna samgonga startaði sítt skeið við at geva øllum sjónalistuum eina stóra lønhækking og um tað so varð ætlað til at fáa sleppa undan at ein gravandi og borðandi sjonaldistykki ellar iki tað tað skal eg ikki hava dóma mær um men men tá ið mann so vendi tí sjálvur og sigur tað at við tað at mann nú leggur landsbankan á fíggjarlógina so beginnur mann at at seta spurninatykin um hesi fólkini ikki fara at vera professionell eg tá havi eg so nógv størri álit á teimum enn at andstøðan ikki fyri at ganga upp á kompromið og at tey fara at bogna í sínum ráðgeving og sum billiusinussen vísti á búskaparráið sum er ráðgevandi hevur altíð verið á fíggjarlógini so har er eingin muntakkfyri hara formaður
ja takk sftur ta viðmerkingar tað fyrsta farð e aksel vilamsom johannesen ger so væl
ja takfyri hara formaður øhtá mann vel broytingar so er tað altíð skilagott mann kann grundgeva fyri broytingarnar broytingunum eg havi ikki hoyrt nakrar skilagóðar grundgeving fyri broytingunm ger her peint man sakr ena styrkja skriva skrivarafunktiónina kann jakun mikkelsen upplýsa mær við hesum broytingum her peint verður skrivarafunktiónin hjá búskaparanum styrkt tað er einki sliggur í uppskotnum harpei so alt at styrkja styrkja skrivarafna hjá búskaparágnum ein annar spurningur politiskar skipanin er fyrr veru samd um at i týdning am landsbankin er óheftur og ikki er á fíggjarlóginum nú skal landspankin in á fíggjarlógina hví kann ann aragimentera fyri hví er tað skilagott at koyra landsbankan inn á fíggjarlógina og ikki hava hann uttanfyri
ja takk ger so væl jogvan mikkelsen
har fór mann við seg skaløg svara spurningin hjá akseli johannesen so haldi eg at eg havi hug til at vera samdur við teimum úttalsum sum komu frá limum í búskapbrannum og kanska eisini landsbankan sum søgdi tað at tað at mann savnaði tann fakla kunnleikan kundi geva eina ávísa styrku men so skal eg eisini vera ærligur fyri akseli johannesen og tað er tað at henda samgongan hevði saktans yvirlivað um hetta her málið hevði nær sagt ikki sá taksils ljós so vitligt er tað heldur ikki hetta telist absolutt ikki millum tey mest týdningarmiklumál vit kunnu fáa men her er ein vissur logikkur í hesum her og eg trúgvi sjálvur upp á at tá tíðin ein tíð er farin so fara vit at síggja at nú eru kanska meiri pengar til at fáa eina fullfíggja ráðgeving enn tá ið akseli hannesen sæð sum løgmaður og búskaparáðið segði ja vit
vða leydu ráðgeva men vit høvdu ikki ráð at ráðgeva verður an ger so væl
ja nú jákup mikkelsen sigur at hetta her málið er ikki so viktigt fyri samgonguna so fari eg av hjarta og heita samgonguna um at droppa hetta málið og ikki atkvøða fyri tí eg trúgvi slekki at samgongan er serliga tilvitað um hvussu ómetaliga stóran týdning hetta málið hevur og einasta grundgeving vit hava hoyrt altso einasta grundgeving sum heldir fyri hesum málinum tað er sparingin á hesar fýra hundrað maks fýra hundrað túsund krónnar har av tit longu hava stovnað nýggjar nevndarsessir sum fara hvussu er avstað við heiltini so vissu hetta ikki hevur týdning fyri samgonguna so fari eg virkuliga at heita á samgonguna um at taka hetta málið aftur tí hetta hevur týdning
takk fyri ja takk ger so væl jakob mikkelsen
tað at rationalisera otað at spara tað hevur týdning fyri samgonguna eisini um tað eru smápengar men tað sum eg vísti á og tað hevur stóran týdning haldið og tað er tað at vit fáa eina meira fullfíggjaða ráðgeving enn vit hava fingið tí at búskaparráðið hevur viðurkent at teir hava bara havt taið hálvan skrivara og tí kundu høvdu teir ikki økonomiska førleika til at ráðgeva á øllum økjum nú tá ið vit savnað allar kreftirnar saman og vit fáa øll tey serkønu fólkini sita saman so er vónandi og eg vil vera við til at játta meiri pengar vissi tað er neyðugt at vit fáa eina óhefta ráðgeving sum fevnir um øll ting og ikki sum tað bleiv gjørt undir undanfarnu samgongu at mann læt ráðgevingina ella úttalise um tann eksplusiva útreiðsluvøksturin har pengarnir fossaðu út ú landskassanum tað tók búskaparáið tá ikki støðu til tí mann hevði fingið for lítið av pengum frá tí samgonguni
ja takk so er tað magnus rasmussensum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg hugsaði fyrsta at siga ati visku vit taka vanliga arbeiðsgongd í í samgonguni so so er er eitt lógaruppskot sum er er umbúnað og so diskitera mann tað og og og so verður tað kanska ella vanliga í hesum førinum eisini koyrt út til hoyringar og tað tað hendi í hesum førinum og har var nógv kritisk hoyringssvar og so kemur tað aftur til landsstýrið og tað verður so líkasum onkurt verður tikið til eftirtektar og so víðari og so kemur eitt uppskot niðan í tingið ááðrenn hava samgonguflokkarnir líkasum diskutera hetta her og sagt jatil at tað fer niðan í tingið so tá ið mann lesur hoyringssvarið vissi nakar skuldi verið iva eg rokni ikkivið nakrar iva inni her men tað kundi verið onkur kanska sum lurtari sum eru í iva altso hoyringssvarini eru til ta uppskotið sum varð sent til hoyringar tað haldi eger viktigt at undirstrika so tað uppskotið sum so kom frá landsstýrinum íðanum løgtingi sum vit í samgonguni høvdu líkasum nikkað til har vóru jú faktiskt tey fyrstu kritikkpunktini og ofta tað sum mann skrivað fyrst t er tað sum mann kanska heldur er ordiliga viktigt visti mann skal líkasumviðmerkja okkurt tað var neyttugt hett her mátin at velja nevndina uppá har ið landsstýrismaðurin og samgongan siga at veitst hvat hatta har er skilagott vit lata setrið fróðskaparsetrið innstilla og tað varð sett krøv til tey sumver innstillað fakligar førleikar ogtað er ikki smávegis fakligur førleikar tað var eitt hitt var talið á nevndarlimum tað vóru tríggir við seg minnisrætt landsstýrismaðurin uppá fimm so er tað í høvuðsheitnum tvey kritikkpunkt afturat sum hann ikki hevur rætt inn og tað er at tað stendur á fíggjarlógini í mun til at tað sum nú er er eitt eitt eitt brotpart av btú men tað vil siga tað at tað er landið sum fíggjadag nú er tað á á fíggjarlógini og tað løgtingið sum ásetir játtanina tað var eitt kritikkpunkt og vistu vit taka ta kritikpunkti so kann mann siga at vit hava løgtingsumboðsmannin vit hava øll møgulig eftirlit sum vitvit hava á á fíggjarlógini og eg havi so ongantíð hoyrt um at nakar hevur líkasum sagt at nú skulu vit fara at skerja á á á á teimum játtanunum og g eg kann slekki ímynda mær at tað verður gjørt til dømis samband við landspakkan men tað er eitt kritikkpunkt hitt er óhefti hitta er óhefti tað at mann hevur tvær nevndir og nú hevur eina nevnd og so verður tað kritiserað um hetta her við óheftinum so er tað tað at í einari viðgerð í einari nevndar viðgerð so líkasum roynirmann at fáa málið lýst so væl sum møguligt mann kallar partar inn til hoyringar og sjálvandi verður tá tað sum mann hevur skrivað og kritiserað ikki ført fram tí at tað er rætta tað er líkasum tað sum hongur eftir sum hann fer eftir tað sigur seg sjálvt og tað hevur tað verið og so er tað tað at tá ið líkasum mann kann siga hoyringarnar eru lidnar um mann tosar er eitt ella annað vit kunnu semjast um her er eitt ell annað vit kunnu semjast um her og og tað er kanska formaðurin sjálvandi sum hevur høvuðsábyrgdina hvussu mann na vigerar og mann hevur hoyrt hvat hevur verið og hann hevur eisini tað atlit at taka at hann hevur eina samgonhaner sínar samgongufelagar og veit at vit hava gjørt eina semju men mann kann jú slaka til eitt vist og allíkavæl hava øll inni inni í bátinum og og tað tað vil eg so siga at at eg eg eg eg royndi eftir førimum og okkurt men men ð tað bar ikki mál tí at tað var for for langt ímillum partarnar altso eg egeg kundi slakað upp á okkurt sum eg dugdi at síggja men men men vit mugu bara kenna tað at eg blivi ikki ordliga samd ogso ersin tangin sum sum hevvurð nevndur sum pollareynatigvum kom við um hetta her við at tað skuldi verið liðug undir løgtinginum tað er jú heilt eitt annað mál ta eri líkasum ikki hetta málið og tað haldi eg sjálvur og vit hildu hetta er jú áhugavert og mann hoyrdi eisini onkrans greiða frá sum var til hoyring tí tað bleiv spurt hvat halda tit um hetta jú hatta var áhugavert men tað er ikki ein partur av akkurát hesum málinum so so tá ið eg so líkasum sum formaðurin drasist saman um og sigur veitska at tað tað ber ikki á mál so so er tað ein sovornu samla fatan at et eg dugi at síggja hetta ber ikki á mál tí tað veri ikki meirilutin fyri tí visti mann fer longri enn tað sum eg dugdi at meta um eg haldi ikki at eg kann siga tað styttri enn enn hatta har soleiðisnar gongur tað fyri seg í mínari verð tá mann roynir at finna eina semju og eg haldi at vit vit royndu men tað ber ikki á mál onkuntíð byrgdamál onkuntíð ber tað ikki á mál men at nakar skal hava sagt við mær at nú skal einki gerast tað tatað er ikki soleiðisnar tað er meira ein sovorðn heildarfatan og ein sovorðn heildar mynd er sum formaður havi av hvørjum einstøkum máli takk
eg takki so tá pállarinar liggur sum fennir við mær syngdjór
takk fyri formaðurin ja magnus rasmussen skal eiga tað at hann er í hvussu royndi at meta um hvørjum møguleikar vóru fyri at finna semjismálunum og tað skal hann hava takk fyri tí sum hann sjálvum segði at er eitt ella annað vit kunnu semjast um her er eitt øgiliga gott útgangsstøði hjá einum formanni at arbeiða út frá í einari nevnd so hevur mann ein møguleika fyri hvussu er at meta um tað lendið sum mann skal virka í men men tað er nokk einki heldur at ivast í at at hetta málið hevur verið eitt kardinalmál hjá hjá sjálvum løgmannum tað fær ein sjálvur uppibogaði frá og tá tá gerst tað ikki ikki lættari at finna semju við andstøðuna tá ið tá ið sjálvur løgmaður hevur lagt sín størsta trumpa borðið og sagt at hetta so skal málið vera takk fyri
ja takk ger so væl mannzep
takk fyri harra formaður løgmaður kann altíð svara fyri seg men eg havi so ikki fingið nøkur harraborð frá løgmanni men men sum eg segði at mann skanna jú tað rangið altso man skanna lendið og vordera hvat kann samgongan vit hava eitt uppskot hvat kann samgongan líkasum taka undir við visti mann e víkið frá tí og og tað var út frá tí heildarætlanini og heildarmetingini at eg dugdi at síggja at tað bar ikki át mál tí tað var bara ov langt frá millum partarnar takk fyri

harra formaður øh ein og hvør broyting har ein og hvør broyting skapar eitt orðaskifti tað rita vit av og sama er við hesum málinum at mann ger nakrar broytingar eg fari at argumentera fyri hví eg haldi at at vit gera skipanina betri við hesum men so roynir mann at vísa á ting sum mann er bangin fyri og og og ræðsla er er er tað mest brúkta vápnið yvir fyri fólki og tað er tað sum eg havi hoyrt frá andstøðuni í dag altso andstøðan tekur ikki undir við málinum og so koma tey við grundgevingum og grundgevingarnar sum eg hoyri er pástandir um pástandir misteinkiligheitir og onkur er úti eftir og onkur vil kvala og onkur vil tippa og so víðari og eg siti og hugsa umær sjálva um tat vit hava arbeit í hesum uppskotinum altso einki av hasum er tað sum liggur í hesum uppskotinum tað sum vit fáa burturúr hesum uppskotinum er vit fáa eitt munandi styrkt búskaparráð vit fáa enn meira innihald í landsbankan vit fáa eitt eina sterkliga sterkari fakliga samling umframt at vit fáa framt

núbúskaparráðið sum er skal vera tann kritiska røddin verður fíggjað á fíggjarlógini p á sama máta sum nú so nú veit eg ikki um andstøðusflokkarnir sum ráddu fyri borgun áðrenn valið arbeiddur soleiðis sum teir nú hava hug á mistont hjá okkum fyri so má eg bara siga vit arbeiða absolutt ikki upp á tann mátan landsbankin hevur í dag uppgávur umsita gjaldføri og soleiðis nar sum skipanin er tá ið vit skulu úta taka lán so fyrireika tey eitt uppskot um at soleiðis verða landsbrøðini útskrivaði tað útboðið verður góðkent av landsstýrismanninum undanfarna vælskeið landsstýriskvinnuni hog tá ið tað so eg bjóða út og og tað eru sum at siga tilboðini er komin inn hvussu ið vit kunnu fáa hesa fíggingina so er tað landsstýrismaðurin sum skal góðkenna lánið og har er landsbangin ein fantastiska góð ráðgeving fyri landsstýrisfólkið men tað verða tey framyvir eisini harafturat er uppgávan hjá landsbankanum at gera greiningar av geirum í samfelagnum av búskapinum nú eisini av av bankunum og og tað er júst tað sum eitt væl virkandi búskaparráð hevur brúk fyri tað vil siga at fáa ein størri hóp at gera greiningar sum búskaparráðið so kann gera sínar metingar útfrá frammanundan hevur búskaparráðið havt eina ógvuliga lítla fyrisiting millum hálvt og eitt fólk hevur verið til at gera greiningararbeiðið tað er eftir mínum tykki ikki nógv men tað soleiðis var tað áðrenn hesar broytingarnar og tað haldi eg ljóða til at vikna um teirra møguleikar men við hesari broytingini so fær búskaparráðið ein nógv størri fakligan breiðari fakligan kunnleika og enntá verða tey staðsett í sama húsi sum sum hagstovan har mann eisini hevur brúk fyri fyri nógvum til at kunna gera búskaparligu greiningarnar hog eg eri ikki iva um at hesi koma at arbeiða óheft eg haldi at tað verður sagt her at mann er bangin fyri at nú skal landsstýrið fara inn at stýra altso landsstýrið hevur ongan áhuga í at fara at stýra hvussu hesi fólk skulu hugsa hvussu tey skulu greina altso tað er komið fyri ofta búskaparráðið er komið við hugsanum um meiningum og á politiska skipanini r sagt eru ósamd ella ósamdur aldan tað er tá ið tey hava mælt til uppboðssølu av fiski ella tá tey hava mælt til skattalátta so teir ymsu geirarnir her í løgtinginum hava havt eina ymiska uppfatar nú hava kanska ikkiverið heilt samd jamen soleiðis skal tað vera hetta er jú ráðgevandi samstundis sum tað er peikifingurin og sum sagt tey skulu veljast upp á sama máta sum áðrenn munurin er tann at búskaparráðið verður nú víðkað frá trimum upp til fimm harafturat víðka vit eisini kvalifikatiónirnar frammanundan hevur tað bara verið búskaparfrøðingar nú verður so møguleiki at tað skulu vera í minsta lagi trý av hesum fimm taðvil si at tvey kunnu hava aðrar kvalifigatiónir sum er ein fongur tá tú skalt ráðgeva og millum annað vit sett sum nýtt inn at vinnuførleikar eisini er ein av kvalifigatiónunum umframt allar hinar sum vit ynskja at finna

veg kann spyrja at her í løgtinginum hevur mann løgtingsins umboðsmann sum hevur eftirlit so velur løgtingið eisini at skula hava barnaumboðsmann so er tað eg spyrji meg sjálvan men hví valdi so løgtingið at leggja tað saman við løgtingsins umboðsmann var tað ikki nettupp fyri fakligu umhvørvið var tað ikki nettupp fyri at styrkja tað eg veit gott at ein og hvør samanlegging fyri ikki at tala um úti í landið tá ið ti kommunusamanlegging altso to eru øgiligir bardagar og teir bardagar eru ikki um sjálvt átakið men tað er ræiðslan fyri hvat nú fer at henda í hesum málinum broyta vit einki við landsbankanum vit hinvegin styrkja og víðkað um virksemið búskaparráðið fáa vit munandi styrkt bæði fyrisitingarliga og eisini við at tað verða fleiri kvalifikatiónir í tí so hetta er vvinstøða so sigur mann at atlandsbankin mágu ikki standa má eg siga tað skilji eg ikki ordiligt tí at onkur heldur at so er tað landsstýrismaðurin sum bestemmar hvussu nógv ið landsbankin fer at fáa nei tað bestemmar løgtingið altso løgtingið bestemmar við galdandi landsbankalóg hvussu nógvar pengar landsbankin hevur við hesari lógini verður tað løgtingið sum bestemmar hvussu nógvar pengar landsbankin skal hava munurin er tann at nú verðr tað sett eitt tal á áðrenn var tað eitt tað sum varð knýtt at gjaldførinum so er so nógv pomell av gjaldførinum sum so aftur varð knýtt at á á bruttutjóðar úrtøkuni og tað vil so siga at vistu vit hava ein búskaparvøkstur í samfelagnum so fær landsbangin meir og meir men hinvegin tá ið brututjóðar úrtøkan í tvey túsund og tjúgu fjør minkað so er tvey ár fór skjótil se í so hevði verandilógi títt at so hevði landsbankin minni av pengum á róyvir komandi ár lat okkum so taka tað sinariu at vit fáa eina djúpa kreppu tað vil siga at jú meira tað gekk niðureftir eftir galdandi lóg jú minni rásarúm hevði landsbankin at røkja fíggjagarðan at røkja innistandandi og lándskuldið hjá landskassanum meðan fór búskapurin til himmals fyri at fara hinvegin jamen so hevði tað betítt at so hvørturum vøksturin var so høvdu tey meir og eg haldi at tað er fyri at halda fram við reiðslutalum tað ljóðar ikki gott altso tatað er kanska munandi viktigari a hava ein sterkan landsbanka tá mann hevur ringar tíðir enn tá mann hevur góða tíð og tá tað kemur til ett búskaparráð sum skal hjálpa okkum og ráðgeva okkum til at fáa hesar góðu tíðirnar so er tað ógvuliga umráðandi at tey hava at búskaparráðið hevur meir enn ein ella í hálvan ella ein persón til at fáa gjørt alt greiningararbeiðið so tey kunnu ráðgeva okkumup á bestan hátt so onkursvegna haldi eg att orðaskifti hevur verið stormur í einum glasi ar vatni tí tað sum hann er bangin fyri ella roynir at gera eina ræðsluburturúr inni her er ikki so vit styrkja búskaparráðið vit geva enn meira innihald í landsbankan óheftini verður minst líka sterkt sum tað er í dag umframt at vit gera rationaliseringar eg veit at summi ræðast broytingar at vinstravongurin er tann mest konservativi inni her í hesum málinum við at ræðast broytingar eg eg haldi at vissi mann bara vil lesa sjálvt málið so og sum hevur fleiri ferðir verið nevnt á hoyringskriv altso hoyringsskrivini eru til upprunauppskotið og tá hoyringsskivinir komu inn so gjørdi eg broytingar út frá ølla teimum viktigastu kritikkpunktunum í øllum teimum hoyringsskrivunum sum komu so eg havi lurtað og eg meini virkuliga at hetta her er gott fyri bæði óheftini fyri styrki fyri okkara ráðgeving og eisini fyri okkara gjaldføritakk
ja takk so ela nakrar viðmerkingar tað er pá tað reina túgvur vistu ger so væl
takk fyri formaðurin jørgin niclasen sigur at vinstravongurin ræðisbroytingar altso um hetta málið haldi eg kundi heldur brúkt tað enska heitið keðingin av vinningtim hetta eru fólk sum hava gjørt eitt væl arbeiði í nógv harrans ár stovnar sum hava gjørt tey l arbeiði í nógv harrans ár hví broytar tað altso hvør er er orsøkin viðssínum ikki er persónlig ella ella ella okkur líknandi tað sum er eitt sindur løgið er at eingi av hoyringspørtunum hjørgin niclasen talar sjálvandi fyri sínum fyri sínum uppskoti sum sum hann evði venda í skal sum landstýrismaður men eingin av hoyringspørtunum sum hevur verið inni sum hevur úttalað seg um málið tekur undir málinum taka tey øll feil takk fyri
ja takk ger so væl jørgn niclasen
ja harra formaður nú skal eg ikki leggja andstøvuna undir altíð at vera bangin fyri broytingum men akkurát í hesum málinum er vinstravongurin tey mest konservatiu og ræðast broytingar men men tað er tað sama altso vissu ið mann er altso letur ræðsluna ráða jamen so skal mann einki broyta tí mann er bangin fyri at tað kann fara at blíva til altso ræiðslan her inni í dag er at henda broytingin betýðir at at at tað verður landsstýrismaðurin sum annahvønn dag situr í stjórastórinum í landsbankanum ag kundi eg ikki funnið upp á tað ella landsstýrismaðurin skal bestemma í búskaparráðnum men henda broytingin sigur ikki tað so tí haldi eg kritikkurin byggir á ræðslu landsbankin er sambært lóg óheftur verður bara stýrdur av einar nevnd nevndin verður vald óheft eftir innstilling frá fróðskaparsetrinum men hon verður styrkt fakliga búskaparráðið verið styrkt bæði fyrisitingarliga so her er hon jajamen visti mann bara vil síggja ræðsluna so hevði mann nokk tosað sum andstøðan gera í dag men hetta uppskot
og tað er faktiskt gotøgt fyri allar partar eisini fyriakselv johannesen
viðmerking ger su vælja takk fyri harra formaður nú sigur landsstýrismaðuin í fíggjarmálum at búskaparráðið verður styrkt fakliga fyrisitingarliga passa tað landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum var úti alment tá uppskotið kom fram at hetthar var ein sparing ikki bara nevndarsamsýningini eisini ein sparing við at lggja stovnarnir saman í tí lánokk mat teir uppsiga tá skrivarins vær í dag landsbankin hevur sagt bæði alment hoyringsskrivi at skuldu tey átaka hesar uppkallnr verða skrivarar so hava ter ikki fólk til teg í dag tey mugu fáa eina hægri játtan tað vil siga ikki ein sparing eina hægri játtan landstýrismaðurin saknar sæir spara hvussu hongur tað saman við mann styrkir skrivarafunktiónina viðanat spara hanar burtur
ja takk ger so væl jøgi niklas
ja lat meg siga tað á partin mátan at landsbankin var skrivaruppgávan hjá búskaparráðnum fyrr og tá meini eg ikki at mann hevði fleiri fólk at mann hevði nú tá kláraði mann tað men avbjóðingin tá var at so vit hava í dag á fróðskaparsetrinum fíggjar búskaparráðið játtandi í búskaparráðið búskaparútbúgvingina og tað sum vit hugsa tað er at tann parturin til búskaparútbúgvingina at hann verður fluttur til fróðskaparsetrið meðan hin parturin tað sum er beinleiðis til skrivaruppgávuna og til nevndini í búskaparráðnum tað fáa vit burtur men fyrr var tað sum sagt landsbankin sum var skrivaruppgávan og tá kom landsbankin sjálvur við sínari nevnd við einari frágreiðing og fjúrtan dagar seinni kom búskaparráðið við størsta somu frágreiðing tí tað var jú tey somu fólk sum høvdu skrivað tað nú leggja vit tað saman tí tað var ikki serliga rækjum
ja takk so er tað uni rasmussen
fyr eina viðmerking ger su væl takk fyri ja vit takka jørgun nicklasen fyri at hann greiddi frá hesum her við hvussu tað verður fíggjað eg ivaðist ví at taka orðið tí tá ið rutvang snakkaði um at landsbankin fíggjaði seg sjálvan eg helt tað ljóðaði so løgið at fara at siga tað tí tí tað vitavi tað tað ger hann ikki og hetta her við at mann er bangin fyri kri kritikki altso eg trúgvi ikki nakar her inni vit sleppa undan at fáa kritikk frá búskaparráðnum o eg trúgvi helur ikki at nakar letur seg velja á búskaparráð visst tey ikki tora at koma við kritikki men so hugsaði eg um hetta her við rut vang eisini var inni á heinher við demokratinum eg skilti ikki ordiligan hvat hon hugsar við tí at tað skal gera nakað í demokrati ev jørgun nakra hugsan um tað takkfyri
ja takk ger so væli nitrasen
nei nú brúkti eg orðið at mann royndi at sova ein ávísa ræðslu men at tvær nevndir blíva til eina nevnd at tað ger nakað við við fólkaræði altso tað dugi eg ikki at skilja at tvær nevndir blíva til eina nevnd og landsstýrsfólkið kann ikki ein gongd sjálvt velja nevndina tí fróðskaparsetiskt skal innstilla at vit hava eina lóg sum sigur at stovnurin er óheftur tí staðfest í lóg altso hvat tað hevur við fólkaræði at gera tað má eg siga at ja ella havi eg ikki skilt tað men men men hatta var ein ein ræðslumynd sum absolutt einki innihald var at haga altso at tað er tað í teimum handa rælda ræðslumyndi ljóðaði nætstan sum mann sat við einari í atombumbum í hondini so at hatta
hilti einki av so er tað jógvan skorheim sum fær orðið ger so væl
tá ið fólkaflokkurin og sambandsflokkurin og miðflokkurin og sjálvsstýris skuldi í samgongu og tá var tað eisini núverandi løgmaður sum var formaður í fíggjarnevndini og tá var tað eisini gingið so ómetaliga høgt upp í hetta málið at tá var tað høvuðsorsøkin mann suldi avtaka landsbankan tað var líkasum tað sum bleiv sett út í kortið at mann skuldi gera alt fyri at kunna avtaka landsbankan men akkursum orsøkina fyri hví tað var at tað skuldi avtakaast landsbanin kuldi avtakast var ongantíð so øgiliga greitt orðaður uttan tað at at viljin til tað var var øgiliga og tað tað gjørdi tað eisini at vit komu eina ett sindur tronga støðu tá tí at tað bleiv við at verða koyrt fram at landsbankin skuldi avtakast og tað endaði tað tíverri eisini við men síðani tað so tíbeturi so bleiv landsbankin endurstovnaður og í dag er hevur hann so verið koyrt í nøkur ár nú roynir mann so uppá ein annan máta og eg vil siga tað at hetta her uppskotið sum fíggjarmálaráðharrin heur lagt fram er faktiskt avaka ein avtøka av næstan bamumstovnum altso bæði landspankanum og búskaparráðnum nú hevur mann bara fingið tað undir eitt heiti soleiðisær at mann kann samanleggja teir og faktiskt mann mann argumentera fyri at tað skal koma meira innihald burturúr men við stórum sannleikindum sum er tað minni innihald altso minni fakligheit og minni tímar til at gera tað arbeiðið sum skal til hyggja vit eitt sindur aftur so vil eg alíkavæl geva teimum rætt sum siga tað og hava ein ávísan kritikk av búskaparráðnum men kritikkurin botnar í tí at búskaparráðið hevur bara manglandi resursur men við hesum koma ikki nógv fleiri resursur til altso búskaparráðið hevur við við tí avmarkaða umsiting sum hevur verið næstan ikki kunna liva upp til tað sum vit høvdu ynskt av teimum at koma við greiðum tølum væl dokumenteraðum og eisiniat fingið tað gjørt so úthørligt arbeiði sum gjørligt soleiðisnar at land og kommunur sum skuldu taka sær av teimum íggjarliga viðurskiftunum fáa nóg gott innlit í tað sum at tað tað sum kemur frá búskaparráðnum er er nóg gott men har eru tað vit sjálvir sum vit kunnu kritisera altso tað vil siga løgtingið tí at tær avsetingarnar sum hava verið til búskaparráðið eru ómetaliga lítlar og ta eg hugsi um at vit hava ein ein búskap í landinum ella eina eina fíggjarlóg kanska pá hendar i fimm seks sjey milliardir so so er tað undarligt at vit skulu raðfesta eitt búskapará sum skal koma við ráðgeving til løgtingið til landsstýrið sum skal kunna seta fokus á ymisk økir áeit so lítið stað at vit klára at gera teimum nakrar hundrað túsund her og okkurt har sovorðið soleðinr at tey kanska kunnu koma við einari ársfrágreiðing ella tveimum upp á tann mátan at skula seta landsbúskapin undir lup bara við nøkrum fáum hondoyrum sum hann sigur tí haldi eg at tað er kritisapulkt at mann upá hendan mátan t roynir bara at leggja tingini saman eg haldi eisini tað at ynsktir mann at fáa enn meira kvalifiserað boð so er tað ikki tað at leggja tvey ting saman og upp á tann mátan forvænta tað at mann fær meir burturúr tí sjáldan gevur eitt pluss eitt tvey tá tað kemur til at leggja nevndur ráð saman sjáldan gevur eitt luss eitt tvey tá tað kemur til at at leggja fyritøkur saman sum oftast so verður tað ongantíð na so gott at tú fært tað tað ultomativa burturúr tíverri og í hesum førinum s so so so trúgvi eg at tann rættasta leiðin hevði verið at mann visti mann vildi hava eitt væl grundað búskaparráð so var tað at uppjustera tað við fleiri kvalikatiónum ella uppjustera tað við fleiri við fleiri pengum soleiðisar at tey kunnu geras títt arbeiði til lýtari tí tað er veruliga brúk fyri tí tað er veruliga brúk fyri tí at fáa orsfrágreiðingar sum eru gjøgnumførdar og á høgum støði og tað virkar eisini sum eg skrivað í álitinum nú er hetta stutta tíðarskeiðið eg eg siti á løgtinginum hesar ferðirnar so eri eg partur av fíggjarnevndini men eisini sum tað er skrivað í í álitnum frá fíggjarnevndini og í meirilutanu o fíggjarnevndini so er tað eitt sindur undarligt at búskaparráðið sum skal vera kritisk yvir fyri landsbúskapinum er skal nú vera saman við við landsbankanum sum skal vera við til at selja landsbrøvn úti heim og royna at fortelja fólki aðrastaðni søgdu føroyum stendur væl til og tí hava vit uppiborið eina so lága rentu ella eina so góðar reyðting sum gjørligt tað hangur bara ikki ordiliga saman tí faktiskt er búskaparráði eitt eitt organ sum arbeiði fyrst og fremst inneftir í okkara samfelag inneftir til okkum sum politikarar inneftir til fíggjarmálaráðið og ta løgtingi meðan meðan landsbankin kanska meira hevur tað til uppgávu at at skula fara við gjaldførunum og við øðrum sum sum skal kanska fáa svangar frá aðrastaðnis frá so eg vóni tað at vit at hetta hetta uppskotið fær undirtøku hóast eg eri greitt greiðiri v tað havi greiða fatan um tað at atsamgongan fer at standa saman í hesum málinum fyri ein oghvønn prís tað vildi mann hava í tvey túsund og ellivu tá mann avtók landspankan tað vil mann sikkurt hava enn einaferðnar tá var tað eisini táverandi formaður fíggjarnevndini sum í dag er løgmaður sum vildi hava tað soleiðisr og tí verður tað sikkurt eisini soleiðinar hesiferðnar at at tað verður gjøgnumført og og at mann livir upp til tað men mín mín klára áheitan skal vera at mann heldur skuldi uppraðfest búskaparráðið tað átti at funnið pláss og pengar fyri tí tað er væl møguligt visti mann ynskir at fáa hetta her uppraðfest at finna tað í teimum mongu milliardunum sum annars standa fíggjarlógini soleiðis at hetta tilboði ella hetta hesin stovnurin kann gerast eini ein dyggari stovnur takk fyri hara formaður

j j jógvas gorheim er eri púra rætt í at altso framtíðar búskaparráð eftir hesum leisnum verður darvað í báðum sínum uppgávum ella landsbankanevnd anbankaman velur at kalla tað tí tað verður darvað av altso í báðum funktiónum verður tað darvað av hinari uppgávum og eg haldi hetta er sera sera harmiligt g eg haldi so ræðuliga ringt viðat síggja endamál við hesum tí einki blívur betur um mann sparir kanska reelt tvey hundrað túsund tað er hetta ikki vert hetta er ein so grundleggjandi demokratiskt funktión takk fyri
torheim
ja vit sum mann var líka altráður eftir at skula leggja nevndir saman so eru nógvar nevndir at taka av í tað føroyska samfelagnum men tað vísir seg sum at hendan heri er tann sum hann er kanska mest áhugaður í kanska tí at hon kemur við teimum flestu kritikkpunktunum um ymisk ting kanska tí at mann ikki altíð er so samdur roynt politiskt í hvat ið viðkomandi koma við sjálvur er tað kenda meira enn so fyri at eg ikki eri samdur við búskaparanum í teirra annaðu lýsum og tað skal mann heldur ikki altíð vera men tað er viðkt at mann fær teirna lýsurnar á borðið og mann fær tað innlitið og tær meiningarnar fram soleiðis at tað er við í tankagonguni tá mann skal taka avgerðir og tað haldi eg at tað eiga vit sum land sum tjóð sum roynir at byggja upp at at fokusera uppá at mann gevur teimum tær resursurnarstut skulu til fyri at kunna gera arbeiðið til lýtar og at vit fáa tann kritikkin inn í skipanina so vit kunnu eisini taka betri avgerðir frammeftir takk fyri
so er tað aksel ve johannesen sum fær orðið ger som væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi ikki at grundgevingarnar fyri at fremja hesar broytingarnar hjá landsstýrinum ella samgonguni yvirhøvur pá nakarstaðst máta halda tað hevur verið øeitt argument eitteserliga eitt argument sum hevurður sagt tað er at styrkja skrivarafunktiónina og fakliguheitina hjá búskaparráðnum fyri tað fyrsta so hevur landsstýrismaðurin alment sagt kringvarpinum og hann segði tá eisum tingsrrðarpakka nína løtu so var ætlanin at mpltn a sleppa sær av við tí skrivarafunktiónina sum er í dag fyri at spara pengar og so biðja landsbankan um at gerast v arbeiðsdagin fyri uttan at flyta størri orku hvørki fíggjarliga orku ella starvsfólkaorku til næstspankanum tað vil siga at mann ætlar ikki at syrkjana mann ætlar heldur at hon skal vikna skrivarafunktiónini hjá búskaparráðnm so tað argumenti heldur heilt einfald ikki tí landspankin er eisini úti sagt í hoyringum tað kannu gott átaka sær skrivarafunktiónina men so mugu tey hava fólk pengar við tí tey hava ikki fólk í dag sum hava ov lítið at gera og kundu gera hesa uppgávuna við sínari av tí sum tey annars gera dagliga taðil nummar eitt nummar tvey vil mann flyta skrivarafunktiónina úr úr ófróðskaparsetri føroya skrivarafunktióna í búskaparinum yvir til landsbankan so kann mann gott gera tað uttan at gera nakrar av hini broytinunm sum eru her peint skrivarafunktiónin hjá búskaparránum hevur fyrr lagið á landsbankanum hon lá fínt har so valdi jørgun niclasen tá var landsstýrismaður seinast at flyta hanar yvir í fróðskaparsetrið har haldi eg eisini liðið fínt har er eisini nakað fakligt umhvørvi har eru jú nakrir nakrir búskaparfrøðingar sum undirvísa í búskaparfrøði men vita eisini við uppá at lita tað úr landsbankan sog tað er neyðugt tað er ikki ein avbjóðin tað e ikiein trupulleki hj okumí javnaðarflokkinum men hinar broytingarnar eru avbjóðingini tað sum búskapar hevði sagt rættiliga klárt tá tær vinnu tað er at skrivarfunktiónin er forveik tað hava bein skrivara eg haldi ter hálva tíð tí megna tey ikki alt tað sum tey burdu megnað og ynskji at megna tí arbeiðsorkananr er ikki til tað tær broytingararsum ger annars hava ikki nakað við skrivarafunktiónina at gera ella styrkja búskaparráðið í dag er tað soleiðisat vit hava ein landsbanka sum hevur sjey nevndarlimir har landsstýrismaðurin velur tveir nevndarlimir landsstýrismaðurin hevur ikki ræði í landsbankanum hann velur tveir á sjey landstýrismaðuri velur gott nokk alt búskaparráðið men tá mann leggur í hesum førunum nú leggur mann altso búskaparáðið í landspankan saman tí búskaparráðið verður nevndin hjá landsbankanum og landsstýrismaðurin velur nevndina og so koyrir mann landsbankan sum ølla verður samd um fyri óheftnið at hann iki skal vera á fíggjarlógini inn á fíggjarlógina hví ger mann tað hvørjar er fyrimunir eingin hevur argumenterað fyri hví er fyrimunirnir at hava tað fíggjarlógin heldur enn uttanfyri og hvørjar eru fyrimunirnir við at búskaparráðið sum hevur virkað fyri seg og landspankin virkað fyri seg at búskaparráðið nú skal virka sum nevnd hjá lanspankanum hví eingin hevur argumenterað komndi ernin argumentir sum skilagott oeg skilji tað væl tí tað er einki skilagott argument fyri tí tá so allir hoyringspartarar allir hoyringspartnar bæði tesum at hoyrinskrivinnutá evi verið í fíggjarnevndini eru ímóti júst hasum broytingunum og taðer tað broytingann sigla seg um tað siglast ikki um skrivarafunktiónin a styrkja skrivarafunktiónina tað kann mann altíð gera bara vilja seta eitt sinur meir pengar av fíggjarlógini m men inskir tað tahasan broytingan snýr seg um eingin tekur undir við teimum og einki argument er fyri at gera júst hasar broytingarnar og tað er har trupulleikin liggur í hesum uppskotunum jakob mikkesn segði at hannhevr spurt búskaparráðið undir farnu samgongu hví teir e ikki lýsti útreiðsluvøksturin hjá landskassanum og har ið búskaparáðið svarað teir høvdu ina ikki tá neyðugu orkuna so teir máttu raðfesta nm tað skilji eg væl tá tirver ava ein hálvan skrivara starvið men jakom mikkesen skal vera ómetaliga heppin at búskaparráðið ikki hevur viðgjørt útreiðsluvøksturin hjá hesari samgongu tí hann er tvífalt sum høgur sum hjá undanfarna samgongunei tað er samdur jaku mikesen í tað er framvegis ikki í lagi men so mugu tey hava ein orku tað vil siga so má mann styrkja búskaparráðið við at seta fleiri fólk tað sum landstýrismaðurin er sagt asart gera nú tað er at spara skrivaðrar funtiónina burtur sum biðja landsbankan fólk sum hava annað gera at taka sær av tí uppgávunum staðin fyri takk fyri hara formaður j
ein viðmerking
takk fyri ja tað er jú løgmaður sum erorsøkin til hetta uppskotið hevur mann skilt og tað er løgmaður hevr jú verið úti og úttalar seg um arbeiðið sum landsbangin ger og tað vísir bara hvat fyri virðing mann hevur fyri landsbankanum og opmbart fær mann ikki semja um at avtaka landsbankan so ger mann tað upp á hendan mátan og egentiliga tekur búskaparráðið eitt sindur við í ja danskarar hava eitt úttrygt at mann mann skolar barnið út við bæði vatninum tað virkar eitt sindur sum tað er tað sum mann ger og og og hetta her sum aktls vísliga vísir á at mann eisini avtekur skrivarafunktiónina so mann mann ger virkuliga mann skerjir búskaparráðið í dengrad í sínum virksemi men tað er eitt afturat sum undrar meg tað er tað at løgmaður sleppi eg við til viðgerðina av hesum málinum er tað ikki s undarligt ívi at tað er løgmaður sum hevur sagt seg
aksal johansen
ja takk fyri júst sum ruttvang er inni á so spurdi eg løgmann ein munnligan fyrispurning ír løgtingið her fyri um júst hetta málið her har líkassum kanska royndi at finnast at sambandsflokkinum til ay lata jørgun nikkalsen og fólkaflokkinum bestemma alt for nógv í samgonguni har gjørdi løgmaður vart við at hetta málið átti jørgun nikkasen og fólkaflokkrin ikki hetta málið átti hann sjálvur og sambandsflokkurin tí undra meg kanska at tá ið hetta málið er eitt mál hjá honum persónligani um at fáa gjørt hesar broytingarnar at hann ikki til staðar til viðgerðina
ir svá ingilín strandkirvan
takk fyri harrar formaður ja nú hara vit nøkur samgongufólk koma eisini upp og siga at at andstøðan líkasum leggur í munnin at mann at mann ikki stólar upp á fakligheitina í búskaparráðnum og í landsbankanum at samgongan harafturímóti stólar fult út upp á fakligheitina og trúgva upp á at tey fara at vera óheft og gera sítt arbeiði til lýtar men tað er akkurát teirra fakligheit sum mann svíkir tá ið mann vísir teimum aftur at hesar broytingarnar verða gjørdar tá ið tey koma inn og siga at ter mæla frá at hasar broytingarnar blíva gjørdar so har er ikki handan viringin fyri fakligheitini sum mann sigur seg taka so alvorligt her í samgonguni takk fyri

júst also tann fakligheitin í hesum førunum landsbankin og búskaparráðið tey mæla frá hesum broytingunum og tað lurtar samgongan ikki eftir og vit hava hoyrt rættiliga oftani bæði formann í fólkaflokkinum og fleiri ferðir í løgtinginum seinastuni biljustinussen í miðflokkinum at siga tað at búskaparráðið er partapolitiskt tá tey millum annað mæla til at taka tilfeingisrentuna inn eitt tá ver t vera ósamdur mo not vera ósamdur so skal mann argumentera fyri hví tað men at leggja fólk undir sum út frá búskaparligum sjónarmiðum siga at mann eigur at gera eitt el annað fyri atvera partapolitisk tað haldi g ikki er rímiligt slettisk at fólkini ikki kun verjast her íløgtinginum og so fær mann eisini illgruna um at tað er ein orsøk til a mann vil gera nakrar broytingar tí at mann dámar ikki nógvar av boðskapinum tí at mann heldur at tðmakka ikkiikki passa inn í tí tann politikkin mann tendur fyrr

takk harra formaður ja nú kom undanfarni løgmaður eitt sindur inn á tað at at núverandi løgmaður ikki er til staðar í í tingsalinum tá ið hetta málið veril viðgera tað er eitt sindur løgið tað mel siga akkurát s mær tá ið tá ið løgmaður so greitt hevur bárða steinielsen so greitt hevurfráboðað at at hetta er á hjartamál hjá honum o tað er kanska eisini tí at tað verður so trupult at finna semju millum samgongu og andstøðu eg haldi at havandiga huga at hetta er eitt mál at hesir stovnarnir onkursvegna eru blivnir býtisbørn millum skiftandi samgongur og andstøður so so haldi eg at løgtingið átti at gjørt eina eina síðsta roynd at vit má ikki kanna finna semju í hesum málinum tí vit vita øll sum sita inni herbeint at at finna t kemur ein onnur stjørn til enn tann sum í dag situr so er tað púra vist at hetta málið verður endavent einaferð afturat og tí hevði eg fegin viljað rætt hondina út til samgonguna eisini at prøva at gjørtsemju millum samgongu og andstøðu sum kundi tryggja einm eina varandi skipan fyri hesar báðar stovnarnir sær tríggjar stovnarnir sakasmann tekrir vágarráðið við soleiðis at soleiðis at vit ikki aftur fáa endurtikið hesi her hesarframhaldsrøðina sum vit síggja tingini eg eg vil bara heita á fyrri enna síðstu ferð heita á samgonguna um at at tak ímóti teir útræstu hondini frá andstøðuni og og royna at finna eina semju um hesi málini títí um vit beina málið aftur í nevnd so hava vit í hvussur møguleikan fyri at viðgera tann spurningin einaferð afturat og hondina hjartaformaðurin so eri eg sannførdur um at nokk so stórur partur av tingunum ynskir at gera eina varandi semju um hesar stovnarnar tey ynskja ikki at tey skula vera kastibløka millum skiftandi andstøðu og samgongu havandi huga hvussu pínufult tað er fyri stovnarnar sjálvar men sanniliga eisini pínuut fyri politisku skipanina at ati so ella so avdúka avdúka kaltmansiga ringa ringar vanar ella ringar síður av politisku skipanini tá ið tá ið mann ger segna slíkar stovnar sum hesar so berst ein allarsíðsta síðsta áheitan á á samgonguna um at at royna at finna semju soleiðis at vit kunnu fáa skapt varandi frið um um bæði búskaparráðið og landsbankan sjálvur hevði sjávandi tað hugskotið at at vit fingu skipað búskaparráðið sum ein óheftan stovn undir tinginum eins og mann hevur tað í íusa til dømis takk fyri formaður
og so ein góðan viðmerking
takk fyri samd í at júst hasin leisturin sum páttur eina tykkum víst á hevði verið kanska ein ordiliga góð loysn eisini tí at so hevði búskaparráðið kanska liðið har í frið uttan at nakað landsstýrisfólk blandaði seg uppí eg má siga at hendan viðgerðin hevur verið nokk so serstøk upp á tann mátan at tað hevur verið øgiliga fátæksligt við sakligum grundgevingum fyri hesum uppskotinum og og sambandsslokkurin sum skal vera hjartað aftan fyri hetta málið haldi eg hevur verið serliga veikur í grundgevingini fyri hesum her málinum og tí haldi eg at tað hevði verið eitt gott uppskot at fingið hetta málið aftur í nevnd sum pállreynaty vísir á soleiðis at mann kanska kundi funnið eina betri loysn til dømis við at lagt búskaparráðið undir løgtingið takk fyri
ja so er tað pollareynadúr
ja takk fyri formaðurin søgan hevur hvussu víst at teir stovnarnir sum fáa innivist undir veingjabráðið løgtingsins fáa frið har hevur mann arbeiðsróð og tey fólkini fáa at konsentrera seg um tær fakligu uppgávur sum tey hava og tey uppskot tann ráðgeving sum kemur hiðani verður væl móttikin og verður vird frá løgtingsins síðu ella frá allari politisku skipanini so tað hevði verið avgjørt verið at boða upp á eina loysn sum hann fekk frið um búskaparráðið so kundu vit haldi eg brúkt orkn upp á at telva okkum fram til eina semju um hvussu landsbankin frægast var skipaður og tað er einki ivast í at vit høvdu eisini strekt okkum rættiliga langt fyri at funna eina semjuna tað so tað er hvussu rørur eitt ynski frá okkara síðu takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðin so er orðaskifti endað

tað er komið umbøn um at beina málið aftur í nevnd

ella skulu vit rættari at siga tað skulu vit fyrsta atkvøvða um og o tað fara vit at gera nú fyrst vit atkvøða so um hetta málið ella hesi ganga út frá tað er meint við bæði hesi málini bæði hesi málini bæði um búskaparráð og um landsbankaføroyasnummar sjeyoghálvfems og áttaoghálvfems um tey skulu

ja tey siga fyri mær her at vit mugu so atkvøða tvær ferðir tí at vit atkvøða nú um tað fyrra skal beinaðis aftir í nevnd so tað er altso nummar sjeyoghálvfems

ja vit eru einogtretivu til staðar og vit eru liðug at atkvøða og tað er atkvøðugreiðslan sigur at hetta málið verður ikki beint aftur ínevnd tað er fimtan fyri og sekstan ímóti so skulu vit eisini atkvøða um hitt málið skal beinast aftur í nevnja

tað er nógv ymiskt at taka støðu til men tað r sjálvandi soleiðis at tá ið vit nú hava aum hetta málið um tað skal broytast sattnevn so fara vit at atkvøða í sjálvum mál orsaka tað eg sum eg eri itt sindur rvísi ja ja og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum also í løgtingsmáli nummar sjeyoghálvfems uppskot til løgtingslóg um búskaparrá vit atkvøða

atkvøða um málið sjálvt í løgtinsmáli uma altso løgtismáln numar sjeyoghálvfems um tað skal fyri ella ímóti

vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt t er sekstan atkvøðu fyri fimtan ímóti málið fer soleiðis samtykt til

síðani koma vit til hitt málið og tað er løgtinsmál nummar áttaoghálvfems og vit skulu fyrst eisini har atkvøða um hetta málið skal beinleiðis aftur í nevnd

vit atkvøða nú um løgtingsmál nummar áttaoghálvfems skal beinaðist aftur í nevnd tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um landsbangan føroya og føroya vágarája

vit eru so liðug at atkvøða tað er sekstan fimtan atkvør ímóti at beina málið aftur ínevndus nei fyri og sekstan ímóti so tað verður ikki beint aftur ínevndi og vit fara so at atkvøða í hesum málinum sjálvum og her er heldur einki broytingaruppskot vit atkvøða nú í løgtsmál ummar

sovælvit eru liðug at atkvøða málið í samtykt sekstan atkvøðin fyri fimtan ímóti ongari blankari hetta málið er samtykt í aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðu viðgerð

tað er soleiðis eg g fari at biðja fólk um at verða sitandi gera so væl at verða sitandi lítla løtu tað er soleiðis at í gjár tá bleiv eitt mál lagt fyri løgtingið sum æt løgtingsmálnumar hundrað og tveyogfjøruti ter uppskot til løgslóg um stuðul til almannagagna felagsskapur og áhuga feløg í sambandi við ko við nítjan tað varð limirnir í mentanarnevndini djóni noso joensen beinir johannesen beintta løvuð edvar jakobsen og jóhannes joensen heðinsagrasn ag bjarne kárason petersen sum løgda málið fram og í sambandi við tað málið so bleiv biðið um at víkja frá tíðarfreistuni í tí málinum og eg fari at taka ta atkvøðugreiðsluna nú meðan vit øll eru her til staðar og tað er biðið um at víkja frá tíðarfreisti heitt verður hervið á løgtingin um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs tingskipanin frá øllum tíðarfreistum øllum viðgerðarseðum í hesum málinum tað er løgsmál nummar hundrað og tveyogfjøruti tað er undirskrivað av jóhannes joensen gjóna nols joensen áh djóna nolso jú joensen og beini johannesen edvar jacobsen

tað verður um eina lítla løtu vit fara at atkvøða ger so væl vit eru vist tretivu til staðar einogtretivu vit eru liðug at akvavna tað er einmælt samtykt at beina leið at hetta málið ella víkja frá tíðarfrísum í øllum viðgerðastílum í samband við hetta málið so er tað avgreitt og vit fara so víðari í dagsskránni og tann næsta málið tað er onnur viðgerðaløgsmál nummar hundrað og tólv tað er uppskuld løgsløn at binda saman háð og bbygning av leinssjúkrahúsum um at keypa neyð generatur tól og útgerðtað verður so magnus rasmussen sum fær orðiðger so væl
ja harra formaður tað er eg fari at lesa álitið upp í hesum her málinum løgtingsmálið nummar hundrað og tólv frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um at binda h og bbygningarnar á landssjúkrhúsinum saman og um at keypa neyð generator tól og útgerð landsstýrismaðurin í heilsumálunum kaileo hol johannesen hevur latið lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimmogtjúgunda mars trettanda fimtanda nítjanda og trýogtjúgunda apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismanin í fíggjarmálnum jørgum niclasen og landsstýrismannin í heilsumálum kaleo holm johannesen saman við sjúkrahúsverkinum og landsverki tað er ein samd nevnd sum stendur aftan fyri efa er álitið og hevur hesar viðmerkingar byggiverkætlanin við hábygninginum er komin væl áleiðis hábygningurin og bebygningurin skulu nú samanbyggjast talan er um teir boðar bygningarnar ið eru klæddir við kopar hningurin er tann nýggi bygningurin sum stendur við sjóvarmálan og er klægdur við vanligum kopari bbygningurin er tann bygningurin er klæddur við oyraðum kopari og sostatt er oyr grønur á liti biðið verður nú um heimild at binda bygningarnar saman harumframt verður biðið um heimild at gera avtalur um tann seinna neyðgeneratorin og tól og útgerð nevndin vil vísa á at við seinastu lógarbroyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla útbyggja og nútíðargera landssjúkrahúsið so í løgtingsmál nummar fýraogfjøruti frá tvey túsund og nítjan varð heimild veitt til prosjektering til at binda h og bbygningarnar saman bbygningurin hevur níggju hæddir har sambinding við hábygningin verður í trimum hæddum tað er kjallarhædd sum er nevnd null móttøkuhædd nevnd eitt og á aðru hædd nevnd tvey samlaði kostnaðurin í uppskotinum er einohálvfjerðs komma átta milliónir krónur og kann býtast í tríggjar partar tann fyrsti parturin samlaði kostnaðurinr av binda hábygningin og bebygningin saman er tveyogfjøruti komma átta milliónir krónur og mett verður hálvfjerðs prosent av hesi upphædd verður brúkt í kjallarhæddini tíggju prosent í móttøkuhalnini og tjúgu prosent á aðru hædd partur tvey ein neyð generatur er staðsettur í hábygninginum men fyri at tryggja allar kritiskar funktiónir í hábygninginum er neyðugt við einum afturat kostnaðurin fyri seinna neyðgeneraturin er tríggjar milliónir krónur og so er tað tað triðja í eini tilgongd har øll gott og væl fimm hundrað rúmini tað er altso fimm hundrað og fimm eru gjøgnumgingin við ráðgevum og brúkarum er komið fram til at tað vanta tól og útgerð fyri seksogtjúgu milliónir krónur

viðmerkingar til hetta er hetta fyrsta um at binda hbbygningin saman nevndin undrast stórliga á at prosjektering og kostnaðarmeting fyri sambindingina ikki er tikin við í upprunaligum ætlani tá hábygningurin varð prosjekteraður tí eyðsæð er at ein sambinding ella samanbinding mátti vera og var tað eisini í viðmerkingunum til løgtingsmálið nummar tveyogfýrs frá tvey túsund og tíggju o nevnt at rættast er við einam sambinding í samband við nýggja bygningin nevndin kann bara staðfesta at so hevur ikki verið og heldur at tað er átaluvert so havi eg nakrar viðmerkingar til hetta við sum eitur væntandi tól og útgerð nevndin vil her vísa á at áttaoghálvtrýss komma ein millión eru áður settar av til útgerð innbúgv og list í sambandi við hábygningin síður løgtingsmál sjeyogfjøruti frá tvey túsund og sekstan at nú er brúk fyri at nú er brúk fyri nógvum peningi afturat til tól og útgerð sum lutvíst eisini er innbúgv tað undrast nevndin stórliga á í skjali tvey d altso í hesum her málinum fylgiskjalið tvey verður víst á at økir hava verið í samskiftinum millum brúkara byggiharra og ráðgevarar har fullgreið semja ikki hevur verið um fíggingarpartin av ávísum tólum og útgerð tað er staðfest í ein tilgongd har hvørt einasta av teimum fimm hundrað og fimm rúmunum ígjøgnumgingin saman við ráðgevnum brúkaram hetta ger eina ábending um at tær greiðu mannagongdirnar hava ikki altíð verið til staðar og tað heldur nevndin vera átaluvert í eini gjøgnumgongd av umbønini um játtan til tól tøkni útgerð fylgiskjal tvey eg komi eftir at tørvur er á fimmogtjúgu milliónum krónum og ikki seksogtjúgu milliónum krónum sum annars stendur í uppskotinum samsvarandi hesum mælir nevndin til at lækka upphæddina við einari millión nevndin setur tí so sfram soljóðandi broytingaruppskot at einoghálvfjerðs komma átta milliónir verða til hálvfjerðs komma átta er eisini kunnað um at sjálvt við hesi upphæddini á hálvfjerðs komma átta milliónir krónur er verkætlanin ikki liðug tí í kjallaranum í nýggja hábygninginum er ætlanin at hava goymslu og parkering uppá spurning frá nevndini varð okkum upplýst at hægri raðfestingina av hesum báðum goymslu ella parkering tað hevði goymslan og dentur varð lagdur á at hon er alneyðug at fáa gjørd til spurningin hvat goymslan og parkeringskjallarin fera at kosta tá tey vórðu liðug fingu vit at vita at so leingi sum hesi ikki vórðu prosjekterað bar ikki til at koma við einum nágreiniligum kostnaði tó fekk nevndin at vita at hetta snýr seg um fleiri tíggju tals milliónir krónur tilsamans har av goymslan varð mett at vera nakað bíligari enn parkeringskjallari nevndin mælir til at nágreiniliga ætlanin við kjallaranum í nýggja hábygninginum og samlaði kostnaðurin fyri ætlanina verða tøk skjótast til ber í hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið tekur ein samd nevnd undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta var tað vit hava skrivað í álitinum

men hetta er nú komið har til at tað standa tveir bygningar teir nærta við hvønn annan ta er eingin mann sigur millumbygningur sum skal gerast teir nerta við hvønn annan og tað er holið millum men har skal mann sigur brúkast fjøruti milliónir fyri at fáa tað at fungera í millum har og tað er mest inni í bbygninginum úti í eldrarbygninginum tí mann kemur inn í allar møguligar instilatiónir og so víðari sovíðari

vit halda eisini tað sum eg nevni har at at at tað er nú undarligt at tað ikki e verið við frá dæ eitt tá ið mann hevur vitað tað men vit kunn bara staðfesta hat taðer tað ikki hinvegin so mugu vit bara fegnast um at nú sær tað út til at hetta fer at at vera soleiðisnar at hetta blívur liðugt og tá mugu vit allíkavæl siga tað at í kjallaranum er tað ikki liðugt og tað er tað vit nevna seinast í álitinum at tað er týdningarmikið at vit fáa tað á borði sum skjótast hvat í tað hvussu tað skal síggja út og hvat tað skal kosta og tey sum sótu fíggjarnevndini fyri nøkrum árum síðani tey vita tað at tey tey játta nakar pengum soleiðisnar at kjallarin kom so tað vita vit og eitt annað sum eg haldi vit ja eg sum leikmaður kann síggja tað eru parkeringsviðurskiftini harúti altso altso har har eru jú hundraðtalsav fólki sum arbeiða og nógv liggja á sjúkrahúsinum og parkeringsviðurskiftini eru altíð enn ein góð og tí er ein spurningur haldi eg sum er átrokandi og sum vit eisini førdu fram í fíggjarnevndini tað kann eg kunna um tað er tað at tað er tórshavnar kommuna sum skal geva nýtsluloyvi til og hevur sett nakrar treytir viðvíkjandi hesum við parkering og sikkurt øðrum viðurskiftum eisini men har bleiv so upplýst nevndini at tað er mann sigur javnið fundur frá frá nú av líkasum fyri at taka alt tað upp soleiðisnar at tá ið hetta verður liðugt gjørt at alt verður komið p á pláss tað mugu vit so bara virkuliga vóna soleisnar at tað ikki kemur at strandaupp á nakra tíð men parkeringskjallari og so goymslan har sum vaskarí og annað skal vera og sum vit eisini nevna her tað eru fyrsta prioritet tað er goymslan fleiri tíggju talsnd miliónir hvat tað som kann blíva til tað tað veit eg ikki men hetta hetta eiga vit so á men ma man siga tað at hon nærkast og vesuman skal loyva sær at samanlukna glasir við hendan bygningin so haldi eg allíka sóltað er ein stórur munur ta í í glasinum var tað nógv við onkrari byggigølu og har var ikki rættar útrokningar suvíðari her sum eg síggi og tað innliti eg havi fingið so er tað bara tað at mann e slt iki tikið alt við frá byrjana av tað tað er har tað er tað kemur afturat og vit kunnu bara undrast áhví var hatta ikki við men tað var tað ikki men eg haldi at vit skulu mann sigur ja vit mæla til at taka undir ið esum her fegnast um at vit eru komin har til og mugu fáa hetta her man sigur trygt soleiðisnar at sjúklingar avvarandi og vit øll kunnu vera glað um hetta her tí a hetta er hetta er veruliga neyðugt takk fyri
ja takk her eru viðmerkingar polla reynatúgvu ger so væl
fyri frá forkvinnanum ja eg haldi at síðsta orðini hjá magnus rasmussen eru tey týdningarmiklastu tað at vit nú fáa eitt glasligt og væl virkandi landssjúkrahús fyri fyri okkum øll tað er tað sum er avgerandi og tað at føroyska samfelagið hevur hevur sett sær fyri og hevur lyft uppgávuna so mikið væl tað stóru og økri tøkniliga krevjandi uppgávuna so mikið væl tað er hóast alt at gleðast um men tað er eisini gott og rætt at fíggjarnevndin upplýsir at at alt er ikki liðugt enn at tað framvegis býðar ein játtan upp á onkrastaðna millum hálvtrýss og hundrað milliónir krónur afturat fyri at fáa verkætlanin endaliga lidna takk fyri
ja takk magnus rasmussen ger so væl
ja takk fyri viðmerkingina á pállarenatøku ja tað er tað er líka sum tað sum eg endaði við ja altso vit vit fegnast um at vit eru komin har til og lat tað standa eftirvit kunnu undrast at ymiskt ikki hevur verið við frá byrjan av og vit kunnu siga bæði eitt og annað men vit eru nú komin har til og búggið verkið hevur mann siga tað hevur virkað væl higartil tað sum hevur verið gjørt og tí haldi eg at vit skulu fegnast sum at vit eru komin har til sjálvt um nógv kundu við øvristi men men tað er farið vit eru her nú og vit hyggja fram eftir og royna at fáa eitt her landssjúkrahúsið liðugt og at tað er sum mann sigur í besta standi og og líkur tey krøv sum eitt nú tíðar sjúkrahús eigur at løg takk fyri
ja takk djóni nolsø joensen ger so væl ja takk fyri
frú forkvina ja væl greitt frá at magnus rasmussen í mun til heta her men man situr við in sornum kenslu í løgtinginum tá ið mann nú sær hetta her álitið at heta er ikki mira hálv liðugt alto og og tað kann undra at allar ella nógvar byggiverkætlanir í føroyum eru vit tosa um tunlar so mann gloymt nakrar at mann skal koyra til og úr altso fráella ja mann skal koyra í og yr tunlinum tá mann gloymt vegirnar so koma teir aftaná og mann byggir kanska skip og har so manglar eg vet ikkim forskelligt og mann fær eisini ein kenslur tá ið mann lesur hetta álitið og tí er tað øgiliga og enntá so er mann uppi iga tað at tað at eisini skal vera ein goymsla og pkjallari í kjallaranum sum eisin skal brúka tíggjutals sum tað stendur milliónir afturat ha men eg kundi hugsað mær at spurt tað sum magnus rasmusen nevnir móti endanum heta her viðvið parkeringsplássin har arbeiða kanska eini átta hundrað fólk sjey áta hundrað fólk kanska men hvussu nógv talað er talan um av av parkeringsplássum at snakka vit um hundrað ella tvey traðl r tað er tað komin fram í í nevndar

ja takk fyri frá fólkum ja so tað nyttar ikki at fara at sparka aftur eftir at vit snakka eisini eiti so vit vit eru stødd her nú og tað er við at vera liðugt hetta er sjálvandi at tað er nógvar milliónir sum skulu skulu til fyri at byggja tað saman og vit kunnu undrast yvir ymiskt og vit síggja tað samskiftið hevur ikki verið nóg gott tá ið mann nú líka sum yvast í hvør hevur skalt betala hetta ella var tað við ella ikki men tað er bara ein veruleiki sum er staðfestur og nú er komin her til og vit vónandi játta ella taka undir við hesi her verkætlanini her hesi her lógu niður løgtingsmálunum og so royna at at fáa tað liðugt og tá tað kemur til parkering so hava vit ikki fingið nevnt nakað altso um tað er tvey hundrað ella fimm hundrað pláss men tað er rættiliga nógv parkeringspláss tað er brúk fyri og tí vit ikki skal hugsa so veit eg ikki hvussu mann klárar seg uttan at brúka parkeringskjallaran viss ikki mann tekur onkran annan bygning niður sum sum er har á leið og tað hevur mann kanska heldur ikki møguleika til tí at har eru fult í hvørjum rúmi men men tað eru hasi tingini ið tey sita við hvussu kunnu vit loysa tað mann kann siga krav frá tórshavnar kommunu sum skal síðsta enda geva nýtsluleiv til hendan her bygningin takk fyri
ja takk so er tað sirið steinberg ger so væl
takk fyri har formaður ja tað sum hevur verið so keðiligt í hesum málinum tí tað at tað bleiv játtað akkurát tað sum landsfólk bað um og tað bleiv gjørt eftir øllum kunstursreglum tað einasta teir ynsktu úrvísi tað var
at byggja yvir styttri tíð og tað er rætt at nakað er blívið dýrari landsverk fráboðaði stutt undan valinum o tá var tað umkring fjøruti miliónir síðani er okkurt lagt afturat okkurt sum blívar dýrari men okkurt var ikki við og tá tað kemur tað ter við parkering í kjallara tá haldi eg heldur ikki ð er rætt at snakka um snakkað um tað sum um at nú er tað nakað sum varðið dýrari í verkætlanini tí tað var ongantíð við og tá løgtingið sjálv sjálvt sum hevur samtykt at fáa tað við tað var øll samd um tað var gott at mann gjørdi tað tí har eru problemir við parkering og mær vitandi verða eisini varð eisini ætlanin at mann skuldi taka sær svørt upp á rakkjuna burtur fyri at fáa fleiri parkeringspláss nú tey aðrar møguleikar vera so tá ið parkering og goymsla og annað seinni í í ísprosessini fer at koma her so er tað ikki ein durkan av ætlanini tað er ein nýggj ætlan ja takk magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja altso tann verkætlanin sum ella vertann verklagslógin eg haldi hon var fráatufrá tvey túsund og átta ella níggju tað sum vit gjørdu síðsta helst tað var tað at nú søgdu vit at nú binda vit um pakkan og siga tað at nú má mann líkasum siga hatta var tað og so prosjekteraðr mann av níggjum fyri líkasum at og tað er akkurát tað sum heg verið gjørt í hesum førinum nú her mann prosjekterað hetta her sum vit hava framman fyri okkum og tað fer tað at kosta og so fær mann at prosjektera tað sum er í í kjallaranum og tá tað mann má eisini hugsa um at at tað er so nógv sum hendir gjøgnum árini at og tøknin hon broytist og hetta vð parkerinskjallarin var ikki við upprunaliga men at goymslanún skal vera kanska har áleysir parkerinshjallararn her tað má so væl saktans verða hent í í prosessuni a tso hon hevur ikki verið teknað inn har av fyrstu tíð tá áðrenn mann hevði nakran parkeringskjallar ella kjallara so so tað henda ting um sakir men vit bundu um pakkarna á jólum í fjør og nú taka tað upp í bitum og hetta er ein biti og so er kjallarin eftir takk fyri
ja tapkbrandur sandoy ger so væl
ja takk fyri fyri hug fyri forkvinna tað sum eg undra meðal eitt sín tí tað játtan er upp á at eg tørvir á fimmogtjúgu milliónum krónum til tól tøkni og útgerð mann hevur væl vitað av hvat ið hetta skal sjúkrahúsk skal brúkast til so tí undrar tað meg íliga nógv at at at at tað er brúk fyri fimmogtjúgu milliónum krónum til tól afturat men hevur tað nakað at gera við tað at hendan verkætlanin kanska er ein tíggju tólv ára gomul og at tólini eru blivin dýrari illa eta tað at at mann teg brúk fyri øðrum tólum meiri nýmótastólum illa illa hvussu og tá ið eg eri komað aftur aftan á ólavsøku kemur so ein umbøn um hvussu nógv kemur ein umbøn uppá tá til til goymsluna og parkeringskjallaran snakka vit um tíggju fimtan tjúgu hálvtrýss hundrað milliónir hvat hvar eru vit á leið takk fyri

takk fyri harra formaður fy t byrja við tí síðsta so nevndi eg at vit thava fingi at vita at tað eru fleiri tíggjutals milliónir sum tað handlar um men mann veit ikki nei aktíða fyrr enn ta eg prosjektera og tað má so væl saktans vera ja eg haldi polla reynatiggu nevndi hálvtrýss il hundrað miliónir eg eg eg veit ikki mæn fleiri tíggjutals milliónir tá ið mann kemur til hesi tólini so sigur tað seg sjálvt at tað er nógv ár farin tað er komin nýggj tól tó sum kunnu nakað sum hann ikki kundi fyrr og tað er eisini sett sterkari ella strangari krøv til nøkur tól og eisini visti mann lesur tað stendur eitt listi í einum skjali har frá landsverki um hesi her ymisku tólini millum annað sangur og tá ið tað er á føðistovuni so so so er tað eisini sangur sum e ja er á heilt heilt serligum tøkniligum høgum støði og sovíðari so tað er ein blandingur av av øllum møguligum sum ger tað men tað sum kann undrast tað er tað at kanska upphæddin er so stór men taðer bara veruleikin takk fyri

takktakk fyri frú forkvinna ja tað sum er oftani við við sovorðnum loysnim nú fáa vit eitt fantastiskt sjúkrahús vónandi og e rokni við at mann ger ta bestu loysnar sum eru á marknaðinum til úti á sjúkrahúsinum í dag men tað eg ferð aftana ferð fær mann at síggja tað at mann oftani roynir at gera tær bíligastu loysnirnar tí mann hevur er bangin fyi at pengarin blíva i játtaðararfíggjarlógini o sstendrfyri at gera heildarprosjekti so ger mann tð í í bitum kanska og tað r tað er smartagerandi bitin visti mann hevur sagt vat alt kostar tilsamans eg minnist tá mann gjørdi vágatunnilin tá snakkaði mann um at tað fór dýrt at koyra n gjøgnum holsins so mann steðgaði bara har við tí nú eu mann fingið ein annan trupulleika við tað nú skal mann upp í hæddirnar at koyra heldur at fáa tað bestu loysna beinanvegin ístaðin fyri at hyggja eftir um tað blívur for durt so heldur gera tað stigin so eg vóni at mann fær eitt gott sjúkrahús sjálvt um mann ger tað í stigitakk fyri
ja takk magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður ella frú forkvinna ja tað er rætt sum jóanes joensen sigur at kanska søgan vísir tað at í tí politiska og eg kenni tað eisini til frá tí kommunala at mann roynir kanska at at fáa tað sum ein plagdi at siga har inni í runavíku meira spísiligt fyri at fáa tað ígjøgnum ta politisku skipanina so tekur mann slagið aftaná men tað er ein øgiliga vánalig loysn staðin fyri at tú tekur alt beinanvegin tað er akkurát sum tá mann flettur so er tað altso krovið við fótamøri altso beinanveg og tað kann gott vera tað at tað virkar eitt sindur dýrt men so fært tú ta góðu loysnina beinanvegin og sleppur frá øllum hesum her aftur í tingi og kjak og brikslarí og sovíðari kalla ein spakar fyri at spaka og fáa ta góðu loysna beinanvegin tað er nakað viðkonulæra av hvat er hent fyrr ig fáa ikki gjørt nakað við men vit kunnu læra av tí frameftir og og tað vóni eg eisini sæst ví teimum verkætlanm sum nú eru sett tar á skinnari takk fyri
ja takk so er næstur at røða hendrik old ger so væl
frú forkvina nú inst e tá ið hendan diskussiónin var um hannan her kjallarin til parkering og eg haldi at fíggjarnevndin tá tók eina skilagóða avgerð um at siga tað at tað skuldi vera parkering kjallari í í niðastu tað var ein skilagóða avgerð og og trupulleikarnir rundan um landssjúkurir eri parkeringstrupulleikan er absolutt ikki blivnir minni síðani hatta verður gjørt tvørturímóti eru tað munandi verri tíbetur havi eg tíi støðu at eg ikki eri har dagliga men mann sær og hoyrir frá fólki fólk sum koma við smyriligum morgunin tíggjumorgunin til dømis tað eru oftani fólk sum fara á landssjúkrahúsi til ein læra kanning klokkan smyrilihavn klokkan níggju og so eru har úti út móti hálvgum tíggju og tað er ikki ein livandi verin kjansur at sleppa av við ein bil í nærunámind av landssjúkrahúsinu m og oftani eru tað fólk sum hava einannar trupulleika til at ganga so tey skul at ganga eitt langt veldi strekki so tann avgerðin sum fíggjarnevndin tók tá at gera parkeringskjaldaranum eigur mann absolutt at halda fast við og ann ska brúkat til tey sum koma til landssjúkrahúsið til ein læðra viðgerð oikki til tey sum stillaseg har klokkan átta um morgunin at standa til eina ferð um kvøldið tey sum noyðast at fara til landssjúkrahúsið og koma aðrastan frá hava ongan livandi kjans á landssjúkrahúsinum ikki nærumnáma tá landssjúkrahúsinu so so so visti mann ætlar at gera tað nevnt sum sum trúgvi eg ætlanin var hjá fíggjarnevndini so heldur mann fast við at tað verður parkeringspallari til tey sum koma til viðgerðar á sjúkrahúsinum ein dag og fara staðaftur sama dag ókeyja
eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í hesum máli
ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum sum vit hava viðgjørt og her er eitt broytingaruppskot tað er frá allari nevndini samdarnevnd vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið ger so vælja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so atkvøða vit um málið soleiðis broyttger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvomum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit koma so til løgtsmál nummar hundrað og fimmogtretivu tað er onnur viðgerð uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og fyrst fær magnus rasmussen orðið ger so væl
takk fyri ja harra formaður tað er álit í løgtingsmáli nummar hundrað og fimmogtretivu frá tvey túsund og tjúgu uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu landstýrismaðurin fíggjarmálin hjørgun niclasen hevur lagt málið fram fimmogtjúgunda mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sjeynda apríl í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda trettanda og fimtanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini heur nevndin havt fund við búskaparráðið landsstýrismannin í heilsumálnum kalioholm johannesen og landstýrismannin í fíggjarmálnum jørgun niclasen undir viðgerðin heur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg lesi tað sum h við meirilutan at gera tað er magnus rasmussen jakup mikkelsen billjustinussen og jógvan skorheim hesin minnilutin vísir á at landstýrismaðurin fíggjarmálnum við hesum vegna landsstýrið hevur lagt fram uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu við játtanarkørmunum í sambært grein átta stykki eitt il løgtingslóg um landsins játtanarskipan skulú verða lagdur fram innan fyrsta apríl har ásetir løgtingið yvirskipaða fíggjarpolitiska karmin fyri komandi ár meirilutin vil eisini vísa á at í fleiri av undanfarnu árunum eru játtanarkarmarnir útgreinaðir niður í smálutir og eru farnir at líkjast eini stuttrððafíggjarlóg hetta er ikki rætt og tí verður fegnast um at játtanarkarmarnir á hesum sinni eru yvirskipaðir fíggjarpolitiskur karmar fyri næstu fíggjarlóg meirilutin tekur sum givið at fíggjarlógaruppskotið sum verður lagt fram í heyst heldur seg innan hesar játtanarkarmar og leggur í hesum sambandi dent á at tað sambært grein áttaogtjúgu játtanarlógini áleggur landsstýrismannin í fíggjarmálum at síggja til at hvør einstakur landstýrismaður heldur ásetingarnar í játtanarlógini og reglur gjørdar sambært lógini meirilutin vil vísa á at játtanarkarmarnir leggja dent á at minka hallið hjá landinum árini tveyogtjúgu til seksogtjúgu sum er íkomið av heimsumfatandi koronafarsóttini ið hevur havt við sær djúpa kaparkreppu um allan heimin føroyar eru tó millum tey lond í heiminum sum eru komin frægast ígjøgnum koronakreppuna og búskapurin hevur verið minni skalaður á koronafarsóttini sammeitt við fleiri onnur lond tó hevði landskassin hall í tvey túsund og tjúgu og hevur tað væntandi eisini í tvey túsund og einogtjúgu landsstýrið ætlar at betra úrslitið hjá landskassanum stigvíst næstu árini við tretivu miliónum krónum um árið soeisar hallið minkar munandi í tvey túsund og tveyogtjúgu og væntandi verður heilt burtur í tvey túsund og trýogtjúgu áðrenni tvey túsund og trýogtjúgu og frameftir ætlað landsstýrið at landskassin skal hava vaksandi avlop sum bæði kann brúkast til at minka landskassaskuldina við og til at hava at standa ímóti við tá búskaparliga verri tíðir koma skulu nýggjar rakstrarraðfestingar koma afturat næstu árini verður neyðugt at økja átøkini samsvarandi endamálið við framskrivaðu játtanarkarminum fyri tvey túsund og tveyogtjúgu til seksogtjúgu er at teir skulu vísa mettu og framskrivað gongdina í útreiðsluum og inntøkum landsins næstu fimm árini við galdandi lóggávu og verandi virksemistigi við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri
ja takk næsti røðari er pállareynatúgvuger so væl
takk fyri formaðurin ja eg skal lesa álitið felagsálitið hjá javnaðarflokkinum tjóðveldi og framsókn tað er aksel ve johannesen sjálvur og ruttvang sum hava hesar viðmerkingar minnilutin tekur undir við leisnunum um at avmarka vævu og viðgerðina av fíggjarkørminum óneyðugt er at hava eina fíggjarlógarviðgerð á várið eisini minnilutin saknar tó yvirskipaði fíggjarí búskaparpolitisk mál í kørvinum í kørminum sum vísa á vakstrarmøguleikar fyri framtíðina minnilutin metir tað skilligt at samgongan samgongan hevur hæll á fíggjarlógini í inniverandi ári men skilir ikki at samgongan búsjekterar við landskassahallið í tvey túsund og tveyogtjúgu hetta samstundis sum føroyski samfelagsbúskapurin er í einum hákonjukturi við ongum arbeiðsloysi og nógvum virksemi tað sum er upphæddur veir ófrættakent er at tað ikki r samsvara millum evnini at økja um rakstrarútreiðslurnar og evnini at økja um inntøkurnar hjá landinum um verandi gongd heldur fram restina av valskeiðinum so hevur samgongan økt útreiðslurnar við væl omanfyri milliardina tey kritiseraðu undanfarnu samgongu fyri at økja við hálvari milliard samstundis sum mann hevur skert inntøkurnar við hundrað og hálvtrýss milliónum krónum tað krevur ikki serliga stórt fíggjarligt vit og skil at skilja at henda gd henda gongd ikki heldur í longdini harafturat í minnilutin varugur við at ávís tekin er um at samgongan hellir til alternativar fíggingarrættir sum ikki síggjast aftur í fíggjarlógaruppskotinum og mælir staðiliga frá at venda aftur til kreativar fíggingar sum minna um áttatiárini tvørturímóti so er tað týdningarmikið at halda fast við at virksemi landsins skal speglast í fíggjarlógaruppskotinum við hesum viðmerkingum tekur minnulutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotiðtakk fyri
ja ruth vangaði eina viðmerking
takk fyri tað plagdi at vera góðir borgarligir fíggjarpolitikkur at spæla at spara í útreiðslunum og leggja inntøkurnar hareftir soleiðis at mann kundi lætta um skattin hjá fólki men nú er tað blivið akkurát umvent mann letur útreiðslurnar spola frameftir og letur bara komandi samgongu komandi landsstýri komandi ættarlið gjalda rokningina vit eru so langt frá tí sum einaferð varð mett at vera góður andstevndigur borgarligur fíggjarpolitikkur at tað er syrgiligt takk fyri
asúgvu
ja takk fyri til ruth vang eri samd við hennara hugsanum og eygleiðingum eftir økinum tað kann tykjast løgið at ein so mikið grøn borgarlig stjørn ella konservativ stjørn sum situr í løtuni at hon ikki hevur størri atliti til rakstrarvøksturin í samfelagnum vit vita tað at tað eru hvussu tekin um at at fiskatilgongdin ikki er tann sama sum hon hevur verið og at korona hevur sína ávirkan so ella so á tað fíggjarligla búskaparligu støðuna og tá kann tað tykjast løgi at mann er so lítið varur við rakstrargongdunum sum tað tykist at hendan hendan stjórnin er tí altso ein samlaður rakstrarrvøkstur uppá omanfyri milliardina uppá fýra ár tað er tað er hvussu tað er meira enn enn tann sokallaða reyðastjørnin kláraði í síðsta veldiskeið takk fyri
næstu ráðar er aksel v johannesen hjá hvønn
ja takk fyri harra formaður hetta er so onnur viðgerð av fíggjarkørminum sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum eigur lat meg fyrst siga av øllum so haldi at vit í javnaðarflokkinum dáma væl tann loystin sum landsstýrismaðrn í fíggjarmálinm hevur lagt øhvussu mann ger hesar fíggjarkarmarnar har mann helst rættiliga yvirskipað og sigur at heilsuøki fær so snógvar pengar almannaøki fær o nógvar pengar mentanarøki so so nógv og fiskivinnuøki og so framvegis heilt yvirskipað uttan farinntil detaljur hvat raðfestingar skulu gerast sog hvørjar sparingar skulu gerast eft einustøku økinum eg haldi áður tá ið mann hevur havt fíggjarkarmar bæði undir undanfarna samgongu áðrenn tað sum næstan verða inni í um strandferðslan skal spara trý hundrað túsund og fólkaheilsuráðið skal hava hundrað túsund krónur og sovíðari ta er tað fíggjarlógarviðgerð og ikki á viðgerð á fíggjakarminum sum er yvirskipað viðgerð so

ikki nakað sum bara hvr við henda landsstýrismannin í fíggjarmálini gera tað var eisini í undanfarni samgongu og samgonguni áðrenn tað fyri sovítt síðani eg fingið fíggjarkarmarnar aftur í tvey túsundog níggju tað er mann samtykki nakrar fíggjarkarmar í um árið so kemur n fíggjarlóg í heysti sum víkir rættiliga nógv frá fíggjarkørminum tað kundi vera øgiliga góðar grundgeð var onkuntíð okkurt heilt nýtt ting v seg up sum iki visti av tál n samtykti fíggjakarmarnar mann tekur tað við men vist t er eina heilt heilt fíggjarlóg su sett yvirhøvur ikki avspeglar fíggjarkarmarnir sum løgtingið hevur samtykt so er eingin orsøk at samtykkja fíggjarkarmar so eg fari at heita á landstýrismannin tí eisini tað s stendur í játtanarog skipanini og hann skal hava eftirlit við at landsstýrisfólkini halda sær inna fyr tær karmar sum játtanarkarmarnir áseta ikki tí at hesin landsstýrismaðurin hevur verið verri enn nakar annar landsstýrismaðuri segð hava fingið játtanarkarmarnar men taðhevr erið ein avbjóðing hjá politisku skipani síni heild tá tað kemur til

vil eg ikki siga at júst í hesari fíggjarlógini økir um an útreiðslurnar so nógv hóast eg haldi ti nógv tí tað táttar upp í tvey hundrað miliónir men tað er uttan nakrar raðfestingar tað vísir bara at vit hava nakrar avbjóðingar sum politisk skipan at bara við at framskriva virksemi soleiðis at vit skulu hava sama tænastustøði í næsta á sum tey hava í ár so vaksa útreislur næstan tvey hudrað miliónir tað er rættur nógvir pengar har og tað er ikkinakað nýtt tað hevur verið tey seinastu árini har upp móti og kann mann hyggja eftir hvussu mann kann tálma hesi vøksturin tí tann vøksturin eigur at verða fyrr segði mann hvussur svara tl inflatiónina í samfelagnum altso prísvøksturin lønarvøkstur sum er á leið tvey prosent eitt miðal ár men her her liggja framskrivingar uppímóti fýra prosentum hava gjørt tað nú nøkur ár áðrenn mann fer inn og ger annaðhvørt sparingar ella ella raðfestingar tað er ein avbjóðing meni hyggja vit so eftir fíggjarpolitikkinum hjá samgonguni yvirhøvur frátók við og inntil nú so síggja vit at hetta her uppskotið fer at geva undirskot í tvey túsund og tveyogtjúgu alto slakar hundrað milliónir krónur og tá vit hyggja eftir proskettunum her beint ella kann mann prosjeritera við so væntar mann korona er av í næstár man e ikki setti nakrar eingangsútreiðslur av til korona sum mann gjørdi í fjør og partvíst í ár og mann tær inntøkurnar sum eru lækkaðar millum annað partafelagsskatturin kapitalvinnuskatturin tað væntarmann fr uppaftur næst ár men hóast tað hevurman eitt undirskot tað halda vit í javnaðarfokkinm ikki nøktandi tí vit eru í einum hákonjukturi á hann sær burtur frá korona arbeiðsloysið er so siga einki eitt komma trý eit komma fýra prosent tá hava vit ein hákonjuktur og tað eiga vit at hava yvirskot tí hava eitt ikki yvirskot tá arbeiðsloysið er niður ímóti prosentunum hvat íð allari víðar verð skuldu so gera tá arbeiðsloysið verður fimm seks sjey ella átta prosent sum tað kann blíva ofta hevur verið fyrr og sannlíkt fer at blíva einaferð nær

undanfarna samgonga økti raksturin við álei altso raksturin hjá landskassanum við áleið seks hundrað og hávtrýss milliónir krónum yvir fýra ár og tað blev funnust at tí umaftur umaftur frá teimum sum nú sitaí valdi at tað var alt for nógv at tað raksturin vaks alt for nógv men hyggja vit eftir hvat er hent higartil fram til altso fyrstu átjan nítjan mánaðarnir av hasum samgonguskeiðinum herpeint so eru útreiðslurnar altso raksturin vaksin við seks hundrað milliónum altso næstan tað sama sum hann gjørdi yvir fýra ár í undanfarna samgongu og tað kanst so fíggjarkarmarnir her við til næsta ár leggja tað upp á so eru up ímóti átta hundrað milliónum krónum

og hyggja vi sær eftir kant an gjørt á inntøku síðuni so hevur mann lækkað inntøkurnar við álei hundrað og hálvtrýss milliónir krónum tað er við at lækka tilfeingiskjøld givi enn skattalátta til fólkapensjonistar og giviðein skattalátta til lærningar tað er eit ærligt tøk at vilja lækka inntøkurnar ella vilja lækka skattin men so má mann eisini skerja raksturin samsvarandi um á sker inntøkurnar og økir raksturin og økir íløgurnar so hongur tað fíggjarliga ikki saman so inniber tað eitt hall ein varandi hall og fyrr ella seinni so má onkur siga at taðber ikki til meir og tá seinni tað verður størri verður upptakið tí halda vit at tann politikkurin sum verður førdur higartil úr fíggjarmálaráðnum tað er ikki ein ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur best er at mann roynir at tálma rakstrarvøkstrinum ansar eftir íløgunum men sjálvandi skulu íløgur gerastí samfelagnum og um mann vil skerja inntøkurnar so økir ann inntøkurnar onkrar aðrastaðnis í øllum førum um ikki vit økja inntøkurnar arasari bara skerja inntøkurnar so maman skerjar raksturin eisini mann kann eg ikki siga at vit vilja geva lættar skattalættar til ávísar bólkar og samstundis økja raksturin í fuglari ferð øll sum hava eitt húsarhald vita tað teypar ikki til at fara niður í arbeiðstíð og niður í løn og samstundis keypa sær ein dýrari hús og eitn flottari bil og so framvegis tað gongur ikki tað gur fyrr ta seinni um eit sjálvur finna út av tí skal bangin nokk siga stopp tí taka vit ikki undir við við hesum fíggjakørmunum sjálvt um loysnin eru ókey og eisini at kanska at í júst í hesum kørvinum vaksa útróttar iki sov nógv men her er onga raðfesti grenni eg eri bangin fyri at tær fera at koma tá vit koma út á heystið og so etthær trongdir til at brúka pengar at samgongan eisini roynir at flyta nøkur ting sum hoyra heima natúrligt á fíggjarlógini í orsrókskapinum hjá landinum út um millum annað at bústaðið skal byggja barnaheim og so eisini tað mann snakkar um strandferslan skal vera partafelag tað kann gott vera vit taka ikki undir firirí javnaðarflokkinum tað kund va argumentir fyri men so høvuðsargumenti er soleiðisa mn haa vat byggja nøkum skip sum ikki síggjast á fíggjarlógini ella í orsrokskapinum tí mann vil brúka tæ tær pengarnar umframt tað sum mann játtar fíggjarlógini so eru vit ein skráplan eitt sindur á veg aftur í fýrsunum og tað gongur skjótt galið javnaðarflokkurin fer at atkvøða nei til hesar fíggjarfarmarnar
ja takk so er tað nakrar viðmerkingar pálla reynatúgvu fyrst ger so væl
takfyri formaður mær dámar ikki at brúka hesar her hálvgum eyknevniligu heitini við seta á hvørjum annan í politisku skipanini eg minnist at undanfarni undanfarniundanfarna andstøðu eg haldi at tað var núverandi fíggjarmálaráðir sum gjørdi seg til talsmann fyri hesin her útdrikini at nú háfossar úr úr landskassanuma tað eg haldi tað var tað var øgiliga niðrandi sagt mann kann so altíð meta um um um undanfarna landsstýrið ella samgonga brúkti fár nakvar pengar men veruleikin er í hvussur í dag at vóru vit truplar við at gera ella ring at umsita viðurskiftini so kann mann hvussu staðfesta at hendan samgongan hon er í hvussu sor dupultsoring takk fyri

ja tað var ofta sagt og eg helt tað ikki at tað var tað var serligani eg veit ikki virðiligt at siga tað men tað var oftani sagt av teimum sum sita í samgongu nú ikki sjálvt nøkrum nývald men tey sum sótu andstøðugt tá og kanska fyrst og frest av jørgenum niclasen og bára sá í nielsen at pengarnir hava fossáu úr landskapssavnum nú er eitt kanska eitt sindur ógegnir nú sótu eg og akustina hava fossá í landsstýrinum saman men hann var bara staðfesta at útreiðsdagstavarvøksturin er tvífalt so stórur nú sum var tá ið akustina hafoss var landsstýriskvinna og tá tá ið akustina hafoss var landsstýriskvinna í fíggjarmálum so høvdu vit í undanfarna samgonguskeið eitt yvirskot upp á eina komma fimm milliard tey fýra árini meðan tað yvirskotin er nú burtur
so er tað johannes joensen sum fær eina viðmerking
takk hara formaður ja nú ætlar landsstýrið at selja eisini fartabrøv í millum annað bank nordig fyri at fáa ein vinning í eingils vinning sum mann so kanska brúkar til ein ein læra ílega so koma teir pengarnar u at mangla í kassang framyvir tað vil siga tá i mann hugsar um inntøkur so verðu teir færri og færri inntøkur ið mann spælir sær av tær inntøkur mann hevur í øllum førum heldur aksel vel johanesen um tað
aksel johannesen
ja eg haldi ikki at tað er skilagott akkurát nú at selja banknordis tað er oftani soleiðis og tað verður føroyum meira ena ferð at tá ein so stórur banki sum banknordis fer av knóranum sum mann landi inn á landið og tá eru skattaborgarar eini bjarga av bankanum brúka kanska milliardir og so tá bankin gongur væl sum vit mána selja bankan aftur og annars hevur at hava serfrøðingar vera úti í hvussu er útvarp føroya sagt tað tað var ikki skilagott at selja banknordis júst nú tí at kursurin var í so lágur í mun tí hvat hann helst fór at vera á framtíðini men eisini tað er tað sum brúkar mann pengarnar her nú altso eitt sindur mann roynir at selja arvarsilvurið sum vit eiga tað sum vit øll eiga fyri at brúka pengarnar her nú til eitt ella annað eg veit ikki altíð sum tað er skilagott at gera tað í øllum førum eiga vit at bíða við at selja baknordisk til at landið kann fáa optimalt út um tað er nú ein blilsk vilja at selja men tað hevur vit ivasom um í annaðkvørt
brandur sandoy
takk fyrðara formaður eg haldi at akell johannesen fær fyri lekan og lættum sannleikan tá ið hann sigur at útreiðslubøksturin í seinasta skeiðið var seks hundrað milliónir hann var út mólti níggju hundrað iliónir pluss tær trý hundrað milliónirnar sum logu uttan fyri landskassan so bara fyri at fáa tað staðfest tað kann bara vera politiskum áin at javnaðarflokkurin nú sigur seg verið mótur fíggjarkærmunum hesiferð tí at sum akso johannesen sigur so er leisturin í ordan og tølini eru fyri so tað eisini í ordan hvat er so verað ímóto øhog spurningurin er so hvønn hvønn fíggjarleist vildi ella fíggjakarm vildi akso johannesen so havt altso búskaparráðið biður okum um ikki at tá ta í ikki smakka bremsurnarí forharðliga fólkatalið veksur heldur aksuel johannesen at tað er realistiskt at fáa ein nullvøkstur í búskapinum sjálvt um um um fólkatalið veksur so nógv sum tað gerur fyri

krsta tá ið bandur sanda siga at eg fær lættin sannleikandi eg sigi at útreiðsluvøksturin eg segði seksonghálvtrýss milliónir er seks hundrað seksundghálvtrýss milliónir so er taðikki rætt eg veit at brandir sandá ikki var í seinasta vælskeiðhan kanska lurtaði frá nógv eftr jørgund niclasen og bárður altsoy nilsen tá umaftur athøvdu útreiðslurvøksturi bar eina milliard tað passar ikki útreiðsluvøksturin hjá landskassanm yvir tey fýra árini av rakstrinum var seks hundrað og hálvtrýss milliónir krónur hvat hevði eg so valt búskaparsiglan anska eftir ikki ati streðka á nú oso trýst á premsuna tíg eg samdur við búskaparráðnum í men ein ein miðal vøkstur til údømist taka undanfarna samgongu sum floksfelagashá banur sandar ilu g brúkt nakvar pengar han arað trý komma fimm prosent u ári miðal vøksturin tvey tey fyrstu árini hj hesari samgonguni verð seks prosent um ári eitt eitur ikki at steðga av eitt annað ittjar trýsstá á spitaran í botn og samstundis sm hava slakar í inntøkunum teir vita øll bara øll sum hava eitt vanligt húsarhald at tað gongur ikki
vera annika olsen ena viðmerking
ja takk fyri harra formaður eg eri púra samd við akselv johannesen um at mann má halda útreiðslurnar niðri ein spurningur er hvat hevur mann gjørt nakrar útrokningar av hvat fólkavøksturin hevur skapt av útreiðsluvøksturi eg kann taka t dømi frá tórshavn kommunu har varð fólkavøksturin svarað til sirka tvey prosent av rakstrarútreiðslunum annars so haldi eg at undanfarna samgonga var rættiligani kreativð at senda rokningarnar víðari til eitt nú kommunurnar millum annað so breggjai eaftur av at hækka fyriteapensónar við túsund krónum meðan mann senti rokningina víðari til kommunurnar upp á fimmogtjúgu milliónur og nú fyri liggur ein rokning upp á átjan milliónir krónur har ið mann tí man lækkaði forskatningina á persónu ú fjøruti prosentum niður í fimmogtretivu tað er ein beinleiðis rokning til teir eldru borgararnar
ja aksel johansen
ja takk fyri tað er rætt at akkurát fyrr teir fyrstu hundraðar mistu kommunurnar tindur av skattiinntøkum men teir fingu munandi meira skattiinntøkum við tað mann hækkaði inngjaldi og útgjaldi samansfastinum munandi og eg skal ikki leggja tað í hesari hongonum akkurát í hesi førinum men henda hongon hevur til annað seg skattalætta til fólkapenskinistar og til læringar sum kommunurnar betalast á orðan part av tað er einur góðan sann onga sætnaður gomul helgina á borgarstjórinum men kanska annað upp á hvør tað er sum gevur veitingarnar um mann finnist at tað ella ikki men tá tað kemur til ja forkættingin tað er rætt at vit lækka tað úr fjøruti tretivu prosent tí vit hildu ikki tað var rætt sum fólkaflokkurin í sambandsøkunum er at sett at lá inntøkur í føroyum ein vaskikonan skal rinda fjøruti prosent í eftirlønar skatti í sama mun sum ein bankasjóri rindar tað halda vit simplarið so rímiligt at vit lækka tað kommunurnar fingu nakað lærri kommunurnar fingu nakað lærri inntøkur bæði av tí og av tí at mann breiðtøkar fyritøku men tað fingu munandi hægri inntøkur av tí at mann hækkaði inngjald og útgjald tammans fasta í skatti
ja ja takk so er tað jaspur langaard eina viðmerking
ja takk fyri frú forkvina aksel johannesen nevndi hetta at vit havt ein vøkstur á seks hundrað milliónum í átjan mánaðir og tað eg sjálvandi harmast um men samstundis seg eg e eri eg ikki so harmur um tað tí vist mann hygur eftir meg hvat eru tæir seks hundrað milliónir brúktar uppá vit hava brúkt tvey hundrað milliónir til pensjonistar vit hava brúkt eini hundrað milliónir til fólk íð serligum tørvi vit hava brúkt eini hundrað og hálvtrýss milliónir til sjúkrahúsverkið vviðgerðartrygd fyri at fáa eina betri betri viðgerðartrygd og betri umstøður á sjúkrahúsinum taka vit so kanska koronuna sum eisini hevur rakt av sum vit eisini hava ísi somu átjan mánanum sum aksel johannesen tosar um og taka vit so harafturat inflatiónsvøkstur upp á tvey prosent so hugsi egat tað kanska fleiri hundrað milliónir rættan vegin bílatti vendir til trost fyri at vit kanska eru í tei ringastu støðuni nógvastaðnis ruddu heiminum men bara vit hava klárað tað sygnon spjalið her takkfyri hara formaður
ja takk aksel willemsson johannesen ger so væl
ja tað tað er ikki lætt at stýra tað tað skalskal eingin ivir vera um og tað var eitt vaks at gera fíggjarlógin til uttan farna samgongu fyr t halda okkum niðri á trý komma fimm prosent okkurt ár niðanfyri tað var altso tú má man veruligani raðfesta eg eri fegin um at mann hendan samgongan hevur valt at raðfesta heilsuverkið við var tað hndraðoghávtrýss milliónir jaspur langor nevndi að er ætlari fegin um men vit hava ikki fingið nakra viðgerðartrygd tað hava vtaðikki fingið la tað varðu arbeitt við tí tíverri gongur tl kanska akkurát skeivan vegin í løtuni einki við landstýrismannin nakaðannan gera tað er at korona gera tað við at fáa ikki viðgjørt allar sjúklingarnar sum vit ynskja at viðgera hóast pengarnir eru har tað eru ein avbjóðing og tað rokni við og vóni eg at á politiskaskipanir klárar at loysa tá vit javnðarflókkm vussu verða við at loysa akkurá hetahr við fólkavøkstri taðvar tað anika olsen spurdi inn teisini tað legði trýst eisini á nakrar útreikkingini hjá landinum millum annað lestrarstuðul heilsutrygdarveitingar heilsuverki og so framvegis og tí royndi man at mnn ætlaði at upprunaligathalda seg niðan fyri trý prosent undan farna landsstýrið í útreiðsluvøkstri men tað kláraðu vit ikki heilt so fóru mann upp á trý koma fim prosent og tað var ein orsøk til at fólkavøksturi var í samfelagnum og tað gevur bæði meira inntøkur men eisini meira útreiðslur
ja takk edva jacobsen ger
gersvæl takk fyri frú forkvinna tølini tey kunnu vera nokk so tað knemiliga eg hugsaði bara um tað sum aksel johannesen var inni á millum annað nú tosaði hann at ein partur av tá ið rokningin fór til kommunurnar men men annars harma ella tað bleiv nevnt um tvey ting sum vit hava gjørt og tað var at geva nakrar skattalættari til lærlingar og skattalættari til pensjonistar og vil tað so siga tað at tað kundi verið tvær at tað hevði verið tvey ting sum javnaðarflokkurin ikki hevði funnið upp á við tórsetu stjórn øllum førum var tað ikki nakað sum sum javnaðarflokkurin var hinn yvir up á tann mátan men men tað sum eg haldi prekaði ein sindur í síðstu samgongu tað tað var hetta her ætla eina rúgvu av tingum tað var so ómindiliga nógv ting sum vóru í arbeidd í bólkum og kanna og finna útav men men tað gekk illa at seta nakran spaku í nakrastaðni og so brúkar mann ikki pengar vit fara a vitava sett nógv góð ting í verk og tað kostar eisini eisini í rakstri hvat kundi
ja takk aksel til amundsson
jhannesenesja tað snýr seg um at vera ábyrgdarfullur edvar jakobsen tað er sambandsflokkin tíverri eg ikki taet er á veg i sita nógvar og skrádaokkum á knøvranum undanfarna samgonga gav ein skattalætta til lakslønt undanfrna samgonga gav fólk havasistið munandi meiraen hat vei figi íhesari samgonguni undanfarna samgonga gav ein hægri lestrarstuðul undanfarna usamgonga kom við familjuískoytinum undanfarna samgonga gav fyritaasdystinum á túsundaseðla afturat um mánaðirn livarfirði men mann fíggjaði tað hann segði ókey hetta vilja vit men vit halda tað rímiligt at uppboðssjóvarvinnan betalir meira og alivinnabetalir meira tit hava fíggjað nøkur av tingunum sum tit hava gjørt og sá akárt við einum fyritígapensinistar nei fólkapensnistarnir so unna við fólkapensistrna á skattalættan men tað er ikki nøkur orsøk til at hann sum situr úr stólinum her ella aðrir fólkapensnistar her inni í hesum rúminum eisini fáa skattalættan tað hevur samgongan her givið tað snýr seg um at geva teimum fólkapensjnistunum og øðrum samfelagum sum veruligani hava ein tørv ogikki teimum sum ikki hava ein tørv at fáa meira tá samgongan hevur givið í øllum oikki vila taka nakrastaðnis so fer tað at ganga galið og vit síggja htta longur nú mann klárar ikki borgarasamgongan hvørki hesaferð ella seinastu fýra árunum sat hevur klárað havt nakað sum líkist á eini mull og slett yvirhøvu ikjá nakað som líkinum yvirskotimja
takk næstur at røða er magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvina tað var ein tvey viðurskiftir sum eg ikki ordiga kom til seinast ella tá eg hevði inna fyr í røðu tað er hetta her við munurin í millum karmarnar og so tað sum tað endar við á fíggjarlógini a fyrst er at siga tað at vistivit hyggja fimm bara fimm ára aftur tíðina so vórðu eingir karmar lagdir niðan í fjør og orsøkin ella grundin var korona áðrinn fyri tátá varð teir leigdir men tá kom sl ikki út aftur úr fíggjarnevndini tá komu slet ikki aftur á ting og hyggu mann so trý ár víðari aftureftir so varð tað eitt óalmindiliga stórt frávik frá tí sum karmarnir vístu til tá ið prosessin varin farin og tað sum kom út aftur og tað er ikki ordiliga tað sum sum eigur at vera meiningin altso vissi vit taka til dømis í tvey túsund og seytjan so var munurin fýraogtrýss milliónir krónur altso tað sum karmarnir søgdu til raksturin tað var fýraogtrýss milliónir hægri tá ið mann so var liðugur at viðgera til løgtinginum taka vit í tvey túsund og átjan so var munurin hundrað og trýogtjúgu milliónir og taka vit so nítjan sum var tað hundrað og áttaogtretivu milliónir so stórt frávik altso so nógv meira bleiv játtað til rakstur enn tað sum karmarnir løgdu upp til tað var tað var nú ikki smávegis men men so fyri kanska a fáa bílagtur at venda eitt lít sindur rættari visti mann tekur løgur og rakstur saman og tað tað verður ofta tikið saman men eg haldi at tað er ein himmalví munur millum tað men ofta tá ið mann hyggur eftir endatølinum so eru tað tikið saman tað var tað at mann ikki brúkti allar løgurnar sum mann ætlaði og tí kom úrslitið at síggja eitt sindur betri út á botnlinju so og inntøkurnar vóru jú munandi hægri eisini enn mann hevði líkasum lagt upp til í kørminum ha so taðr ha var rættiliga stórt sveiggj í og so hetta her tá i mann snakkar um um hetta her við hvussu svarligt tað er nú og hvussu tað varða oyst út og so víðari tá eð mann so hugsar um hesi er uppskotini sum koma á ting nú eg havi hug at nevna tjóðveldið til dømis altso eitt uppskot gemr mann eina løtu um um hettaher við ríkisveitingini altso mann skal líkasum eina góðar hundrað milliónir av har og fransókn haldi eg hoppa við upp á vognin har ogsovíðari men altso hvussu skal tað fíggjast til dømis og so nevnir mann eisini ti vit hava havt eitt um at yvirtaka løgregluna og dómsvaldið hundrað og tjúgu milliónir kostað tær um ári frá tjóðveldi til dømis altso alts tað gongur ikki bara sum man sigar av romantikki altso so mann má eisini hugsa um eykcalarki altso hvat hvat er tað ltso hvussu fær mann fíggja tað og og so hevur hevur mann eisini ætlað yvirtikið landslæknaembati og loftrúmið altso hetta er hetta er eykajáttanir í sumann ætlar í hópatal og økja raksturin samstundis sum mann hartar okkum sum royna í hesi her meðan hatter alheimsfarsóttin er at vit royna og vit vita gott at vit játta pengar og hal tað stendur nokk so væl í eykajáttanarlógini ella uppskotinum at hetta er eingangs kendar útreiðslur altso eingangskendar og tað vóna vit nei eg hugsai bara líka at fáa tað upp á pláss eisini at at tað hevur verið ein rættiliga stórur munur millum tað sum hann er komin við í rakstrinum til karmar og tað sum tá ið tað so it komið ígjøgnum mylluna tað sum kom útaftur takk fyri
ja takk her eru nakrar viðmerkingar rutt vang ger so væl
eg kundi hugsað mær at spurt fíggjarnevndarformannin hvat hann heldur um útlitini fyri at hesar fíggjarkarmarnir fara at halda nú vísti hann á í undanfarinum samgongu at tað gekk ikki so væl men heldur magnus rasmussen at fíggjarlógin komandi ár fer at klára at halda seg innan fyri hetta sum játtanarkarmarnir áseta takk
ja takk magnus rasmussen ja
takk fyri frá fólkmi hana hatta var sum tú plagar at siga ein góður spurningur tað bleiv nevnt í áðni at her við at tað er eingin politikkur íðisnir men men eg má siga tað at vit hava tikið við at javningin á almannaveitingum verður tað er í og eisini rakstur til nýggja hábygningin tað er í eisini rakstur til tveir nýggjar stovnar á almannáøkinum eru eisini íðisnir og fullur rakstrar av tiltøkum sum eru sett í verk og so er avbjóðingin tann at tað sum so kemur afturat at fáa tað at fíggja eg vóni tað men hyggja við statistu so er tað ikki so gott út men vit fara at gera okkara besta takk fyri
jatakk so er tað erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvenna eg fari at spyrja formannin í fíggjarnevndini um hesi tølini sum er millum annað akselvegi hannesen akkurát framførdi nú vit skulu hyggja eftir inni hjá gjaldsstovuni inni á ráðskapinum í ráðskapinum so vísir frá so vísa tølini frá ráðt skaparáðrum í sekstan til og við nítjan ein vøkstur í útreiðsluni útreiðsluni upp á sjey hundrað og fimmogtjúgu milliónir harumframt kemur so nakað sum er lagt av serliga frá pensjónum yvir samansvastaðið eg havi hoyrt tað tal sum eitur umleið tvey hundrað og fimmogtjúgu milliónir tað tilsamans gevur níggju hundrað og fimmogtjúgu milliónirhvat skal mann so trúgva at so er tað níggju hundrað og fimmogtjúgu milliónir sum passa ella er tað seks hundrað og hálvtrýss milliónir sum passa sum asylenti hann sigur kann magnus rasmussen siga mær ofta ja takk
magnus rasmussen
takk fyri harra formaður ja tað er tað at tá ið tá ið til dømis akselve johannesen hevur orðið so so kemur hann við nøkrum tølum aftaná kemur jørgun niclasen og hann kemur nøkrum øðrum tølum uog hvat er so tað rætta men vit mugu eisini minnast eitt mugu vit hvussu minnast til tað er tað at til dømis samhaldsfassið er ikki inni á mann kann siga á sjálvum rakstrinum hjá landinum men hann liggur uttanfyri men men altso tað er fólkið sum betalir ha og nú var tað erhard joensen sum líkasum refereraði til tað sum stendur mann sigur svart uppá hvítt frá um landsrokskapin tað mugu sú taka fyri góða vøru at tað er soleiðisnær sum hann sigur annars er jú heilt gali takk fyri
ja takk bjørt samuelsen eina
viðmerkingja takk fyri magnus rasmussen tosar um at eksellarkið má við og tað tað má so nú einaferð vera so men eg vil gjarna vísa magnus rasmussen á at vit gjøgnum tey seinastu fleiri tíggju árini hava yvirtikið sum samanlagt kosta fleiri hundraðogtalvs milliónir tað ber til tá ið mann má vísa ein vilja til at taka við ábyrgd og so má mán finna pengarnar so má mann inn rættar samfelagið kanska hava vit nógvar innrættingar í hesum samfelag í dag sum eru øgiliga dýrar tí vit ikki hava hugsað við føroyskum eygum og tí vit ikki hava stovnsetta men vit hava bara kopierað tað sum var í øðrum londum so eitlanastað má mann antin vilja taka ábyrgd av øllum málsøkjunum ella má mann siga at tað vilja vit bara slekkir tí vist mann bara skal hyggja uppá pluss minus køkskassan so fær mann ongantíð at koma á máliðvið at yvirtaka nakað sum helst takk fyri
ja takk magnus rasmussen
takk fyri harra formaður eg pjøði ikki at endurtaka tað men sambandsflokkurin hevur við í yvirtøkum og hann er við tá ið tað gevur meining og tað ikki gongur út yvir sum mann sigur vælferðina men tað er ein himmalví munur millum hugsanarháttin hvussu er hjá mær og í hasum førinum sum hjá hjá bjørt samelsen tað er tað at vit yvirtaka bara fyri hundrað miliónir og so skriða vit okkum í høvdinum ella fara at hugsa um hvussu skulu vit nú fíggja hetta her staðin fyri eg hevði havt fulla resspekt fyri vissu mann ætlar at yvirtaka løgreglun um dómsvaldið sum eg tók sum dømi kostar hudrað og tjúgu milliónir at mann kom við einum bogi upp á hvussu mann fíggja tað so hevði tað givið meining bara at siga yvirtaka fyrihunrað og tjúgu miliónir næsta uppskotið óheftnið á ríðisveitingini hundrað og tjúgu milliónir ja kom við einum bogi hvussu vit kunnu fíggja tað takk fyri
ja takk tað e for nógvur ófriður í tingsalinum næstur at viðmerkja næsta viðmerkja eg siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at magnus rasmussen skal hyggja aftur í tey seinastu árini tá ið tað varð yvirskot á fíggjarlógini hvørt ár umframt tað um málsøki blíivu yvirtikin og eisini vórðu fíggjaði nú er einki yvirtikið og tað er ongantíð verið størri undirskot so tað hongur so ikki saman akkra tað men nakað heilt annað er hetta her við við karmun man nú fleiri snakkað um tað um tað yvirhøvur gevar meining at arbeiða páhendan máta meir tí at tað er púra rætt sum tað verður sagt t okkurt áðrenn tir ikki komin er út aftur og okkurt áðrenn ter ikki gjørdir og teir hava so at siga ongantíð hildið so spurningurin er um um hetta her er tann rætta skipanin at ar upeiða upp á nú eru ter øgiliga lítið ítøkiligur onkur onkuntíð havda verið sum eina heil fíggjarlóg og allíkavæl havta ikki hildið til heystið so spurningurin er um ikki flokkan átti at sett seg saman og hugt eftir um tað var kanska ein annar møguleiki at arbeiða uppá soleiðis at mann eisini tryggjar sær tað at útútreiðslurnar ikki fara heilt út á flágra

takk fyri harra formaður vist man hyggur eftir roknskapinumhjá undanfarnu samgongu so er eingin ivi um at tað eru pen tøl á botnlinni tað er faktað tað vóru vánalig tøl áðrenn tað er eisini faktað tað er heldur ikki pentølini tað er eisini fakta men spurningur er hvat er aftanfyri tølini hvussu ber tað til at tølini eru so vánalig nú hvussuber tað til at tey vóru so góð tá og tað er ikki bara ein forkláring men ein forkláring at tað var ordiliga gott fyriundanfarna samgongu tað er tað at inntøkuvøksturin var so heilt ínormur nú er tað tað at vit mugu hækka útreiðslurnar upp á grund millum annað upp á grundar cowd ikki bara útreiðslurnar mugu mugu gjalda nakað fyri vit hava eisini minni inntøkur av tí at vinnan ikkihevur havt tað so gott bara vinnusbýti hundraðtals milliónir og at úrslitini hjá hesum ymisku feløgunu verða vánalig tað betívir minni partafelagsskatt tað vil siga at vit mugu betala meir og fáa minni inntøkur tí eru tølini ikki so pen sum vit kundu hugsa okkum so tað er viktigt ikki bara hyggja eftir tí síðsta talinum men hví er tað soleiðisnar sum tað sær út takk fyrija
takk næsta røða er ruttvang
takk fyri frú forkvinna ja nú var undanfarni røðari inni á hesin her viðvíkjandi akselaisnum otað passar øgiliga nógv tá ta ð kemur til fíggjarpolitikk la um køld og kynisk tøl og tað minni meg um um farna vælskeið har sum tað var eg helt sjálv at tað var rættiliga hart mangan tað leikaði á vit royndi at halda aftur hevur vit hilduð virkuliga ella tað helt eg í øllum førum um mong við mær í undanfarni samgongu at tað var viktigt at hava eitt avlop í so góðum tíðum og tí søgdu vit mangan nei til átøk og raðfestingar sum faktiskt høvdu nokk so stóran týdning og tað var mangan soleiðis at mann føldi seg ómetaliga kyniskar eg havi sagt tað fyrr og eg fari at siga tað aftur tá ið mann so endaði í andstøðu og sá hvussu núverandi samgonga hvussu lætt hon tók upp á hesa hálvu aðru milliardina í avlopi sum eg havi hug at siga at vit høvdu spinkað ov spart fyri at framskaffa so ger tað nakað við meg sum politikara og nú veit mann ikki nan kennir ikki framtíðina men eg ímyndi mær at komi í einari líknandi støðu aftur so fari eg at hugsa hví skal mann goyma pengar til eina aðra samgongu at brúka og tað er tann innbygdi logikkurin í føroyskum fíggjarpolitikki sum kann vandin er at hann førir okkum beint á bláma eg hugsaði um tað fleiri av samgongubóðnum hava nevnt jamen hvat skuldu vit ikki havt gjørt vit hava raðfest heilsuverkið og givið skattalætta til lærlingar skuldu vit ikki havt gjørt tað og tað er oftan leikluturin hjá teimum sum hevur ábyrgd av fíggjarpolitikkinum tað er at siga nei til hvat ið ikki skal gerast og tað er mangan ein ótækk nemilig uppgáva tað sum so hendir er gjarna tað at forbrúkið blívur hægri og tað blívur serliga høgt í í góðum tíðumog tað er undirlitini attaer orsøkin aftan fyri at framsókn hevur lagt uppskot fram um at seta í verk eina sketlóg ella tað sum sum bleiv umsett til eitt fíggjarpolitiskt regluverk tað er nakað sum landsbankin fyri nógvum nógvum árum síðani hevur víst á eitt sum eg havi lagt merki til er at tað verður sagt a men hetta er eingangsinntøkur tað passar tað er munur á íløgum og eisini rakstri sum bara er eina ferð tí at tær eru vekk aftur komandi ár men eg haldi eisini at tað verður misbrúkt tí tað ávirkar tað ávirkar jú úrslitið fyri árið óðansæð undir eingangs ella fleiri ferð

vissu vit høvdu havt eina buskettlóg ella soleiðir sum vit síggja tað fyri okkum í hvussuhur so høvdu vit havt so høvdu vit havt tað sum mann kallar eina bygnaðarliga saldu tað ljóðar kanska øgiliga komplisera men tað svarar ð sindur samanlíkna við tað sum vit øll gera í okkara egna húsabúskapi eg havi hug at siga at vit vita gott at lønarkontoin hjá okkum tíðliga í mánaðinum beint aftaná vit hava fingið løn er ein heilt onnur enn síðst í mánaðnum tað betýðir í veruleikanum ikki at vit eru ríkari fyrrahelvt av mánaðinum enn vit eru seinna helvt av mánaðnum tað betíðir bara at tað var tá ið pengarnir vóru tøkir og tað er tað sama tá mann snakkar um eina bygnaðarliga saldu vit vita at vit í løtuni hóast vit eru ávirkaði av korona so hava vit góðar tíðir vit hava einki arbeiðsloysi tað koma nógvir pengar inn í kassan og vit mugu vænta at arbeiðsloysið fer uppaftur og at tað kemur minni inn í kassan og tá ið vit hava undirskot eg havi hug at siga longu í tá i mánin byrjar so vita vit at skilið er so mikið verri tá vit hava skula betalt rokningar og annað leypandi til síðsta mánaðnum tá er undirskotið so mikið størri og tað er í veruleikanum tann støðan vit eru í nú

í undanfarnu samgongu helt eg oftani at tað var tí at vit vóru við tveimum vinstraflokkum í samgongu at tava tíð at vit brúktu so nógvar pengar men tað má eg siga at tað tað er so staðfest væl ovg virðiliga at tað var ikki orsøkin tí hendan borgarliga samgongan faktiskt brúkar munandi fleiri pengar og faktiskt haldi eg at hon er nógv byrgdleysari í sínum fgjarpolitikki enn hvat ið viti vit vóru og tað hevur fingið mæra at spekulera upp á um egentiliga skattatrýstið er hjá okkum er forlogt tí tað sýna stykkið altso vissi mann hugsaði soeis klassiskt borgarligt so hevði mann sagt vit mugu lækka útreiðslurnar tað klárar hendan samgongan ikki og vissu ein borgarlig samgonga ikki klárar at lækka útreiðslurnar so klárar ein vinsta samgongan tað heldur ikki illa er okkurt avruskandi gali og visti mann ikki klárar at hava avlop í tíðin sum vit hava nú og ikki er sinnaður at lækka vælferðartænasturnar so er tað okkurt sum tíðir upp á at okkara skattatrýst er for lágt vissu vit sammeta okkum við tað danska skattatrýstið so er so er okkara skattatrýst jú væl lægri men vit sýnast at vilja kopiera danskar vælferðartænastur og samtíðis so hoyra vit frá eitt nú og edvardte sum er stjór í almannaverkinum at vit fáa ikki tað sama fyri pengarnar sum mann ger eitt nú í danmark eg eg eri ikki fortalarur fyri at vit koma at hækka skattin men men eg haldi at vissu ein borgarlig samgonga ikki klárar at hava avlop í hesum tíðum so er okkurt strukturelt galið við okkara búskapi sjálvandi vil mann hækka skattatrýstið so er tað fyrsta staðið at hyggja tað er í tilfeingis gjaldi ella veiðugjaldi og tað er kanska orsøkin til at hendan samgongan ikki hækkar skattin tí hon veit at tað fer at verða lagt eitt trýst á at mann fyrst og fremst fer har eftir pengum men eg sum sagt eg haldi at at mann kanska burdi viðgjørt fíggjarpolitikk meira breitt og og sjálvandi høvdu hava vit eitt ynski um at fáa semju um eina boðskettlóg sum kann virka sum eitt meira

amboð ja eg havi ikki meira at siga í hesum umfari takk fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar sigur steinberg ger so væl
nei ja eg haldi at tað sum okur síggja ha tað er eitt eitt metforbrúk og mann kann ikki akkurát sum seta tað upp í høgra vinstra eg haldi at tað faktiskt ganska vanligt plussi minus vit og skil at mann má húsast við teimum pengunum sum mann hevur og tað sum sker eisini í eyguni tað er hettaher við at tað er ein størri vilja til at hækka rakstrarútreiðslurnar ennaer til at hækka inntøkurnar og tað sigur seg sjálvt at tað kemur ikki at ganga tí mann kann ikki bæði skerja inntøkurnar og økja raksturin í senn tá mátað fara at ganga galið og tað fer so heldur ikki á føroyinkum har sum okur sum flokkur vilja har sum framsókn eisini vil at okur gera okkum púrasta leys av ríkisveitingini og at blíva eitt frælst land so her er er nokk sum talar ímóti fíggjarpolitikkinum øí løtuni takk fyri
ja takk russvang ger so væl
takk fyri ja og vit síggja jú eisini at hendan samgongan væntar ikki at fáa avlop komandi ár tað haldi eg at mann egentiliga átti tí at sjálvandi nú vita vit ikki nú vita vit ikki hvussu leingi at korona kemur at gera um sæð í í heimsbúskapinum og sjálvt um vit sýnasta vera lítið ávirkaði her heima so vita vit at búskapurin úti í heimi ávirkar øgiliga nógv okkara altso okkara landskassainntøkur í mun til at at vit útflyta so nógv men har siga forsøgnirnar altso at mann væntar ein nokk so høgan búskaparvøkstur úti í heimi komandi árini vegna tær nokk so stóri hjálparpakkarnar mann hevur sett í verk serliga í usa so altannað líka eru útlitini góð og so haldi eg at vit áttu at megnað at havt eitt avlop í tvey túsund og tveyogtjúgu takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri tað var áhugavert hoyrarutvang nevnir tær við at mann skuldi trúð at vinstraflokkan vóru teir sum geraðu út nú veit eg ikki orka liggur í hugtari sum vinstraflokkar eg haldi ikki tær eru so ræðuliga vinstrasinnar í føroyum men kristinu háfoss sum var fíggjarmálaráðið í undanfarnum samgongum eingin fíggjarmálaráðið ráðharið hevur stórt býrsbúskapinum betri enn hon og siti tingrið á kassanum altso hygg bað tær yvirskotinum sum undanfarna samgonga hevði og sum eg havi sagt fleiri frá tingum sum er røðarpalli tað er rein útgerðin her tað er líka mikið um tað er á íløgukarminum ella raknsarkarminum henda samgonga vísir á ongan hátt at hon hevur mann kann siga teir ta konservatismuna sum hann skuldi forvænta við hesum flokkum og tað er øgiliga samdurligt at mann góði fáa vit gjørt nakað við tað takk
ja takk fyr ruttvang ger so væl
ja takk fyri ja allarhelst hevur bjørt sambensen rætt í at tað sum eitur vinstra flokkar í føroyum kanska slekki ger so langt til vinstur s sum tað er í øðrum londum men tað sum eg ella tað sum mann hevði heila tikið klassiskt forbindir við borgarligan fíggjarpolitikk tað er at halda útreiðslunum niðri og tað er av einari simplari orsøk tí mann heldur at pengarnir hava tað besta úti í samfelagnum og tí vil mann at skattatrystið skal verða lágt og við høgum almennum útreiðslum so fært tú eisini eitt høgt skattatrýst tað sigur seg sjálvt og tíartað at eg sigi ja menn vilsi ein borgarlig samgonga ikki klárar at hava avlop í góðum tíðum og nú síggi eg púra burtur frá korona tí sjálvandi skulu vit brúka teir pengarnar sum neyðugt er her har so kanska er tíð at hyggja eftir altso okkara búskapi meira strukturelt er okkara skattatrýst forlákt og tað gevur jú eisini ógvuliga góða grund til at hyggja nærri at tilfeingið sí gjaldinum tí skal tað skrúvast upp fyri skattinum so trúgvi eg tey flestu her samd um at so er tað har tað skal skrúvast upp illa má mann taka seg saman og og fram upp á útreiðslunar takk fyri
ja takk bjarni kára sum petersen er
gersovætakk fyri frú forkvinna ja øtað eina er tað at mann vil gjarna hava hasum málsetning at at vit hava logt skattatrýst og á vælferðartænastur eru eini nøktandi støði og so framvegis men veruleikin í føroyum er dag er at vit betala heldur ikki tað sum tað kostar at reka tað føroyska samfelagið vit hava nógv málsøkir sum verða umsitin og fíggjaðir niðri frá vit hava eina ríkisveiting á seks hundrað og einogfjøruti komma átta milliónir krónur vit betala ikki tann reiella kostnaðin sum tað kostar at reka føroyska samfelagið og tað er í øllum førum fyri fullveltsflokkarnir eg gangin út frá við tí eg menti at vit eisini skuldu tryggja okkum eitt strukturelt yvirskot fyri at kunna dekka ta ta kapitalinnspælningina sum kemur niðri frá tað eru tvæ tvey endamál í at hava ein góðan og haldføran fíggjarpolitikk tað er fyri at halda aftur til tá ið verri tíðir koma fyri at kunna brúka pengarnar tá men tað eru eisini fyri at kunna seta pengar av soleiðis at vit fíggja ta samfelagið sum vit liva og búgva í tað er
ja takk ruttsvang ger so væl
takk fyri ja og og hatta blívur jú bara meira og meira absurd í og við at vit vit enda hava yvirhála danir í bruttutjóðarúrtøku altso vit eru ríkari per íbúgva í føroyum enn vit eru enn mann er í danmark allíkavæl letur mann danir fíggja vælferðina í føroyum og samtís við at danir eisini hava eitt hægri skattatryst enn vit hava í føroyum so eg og akkurát út frá tí er tað eisini áhugavert at spyrja hvussu ber tað til at danir eru halda tað er rímiligt at fíggja føroyska vælverð og eg eri nokk so sikkur í at tað er politiskt motiverað takk fyri
ja takk næsta røða er annika olsen ger so væl
ja takk fyri ja yvirskipað haldi eg at tað er øligani gott at okur viðgera fíggjarkarmar upp á hendan mátan uttan at okur skula fara niður í minstu detalju um hvat mann skal spara og hvat mann skal gera á teimum ymsu økjunum men at mann fer líkasum ein karma fyri at halda seg til soleiðis at mann upprunaliga eisini ætlaði at fíggjarkarmurin skuldi vera okur hava havt ein søguliga høgan inntøkuvøkstur sum hevur ligið uppi á átta prosentum og sambært hesari frágreiðingini so kemur tann vøksturin at liggja um trý prosent sjálvt um búskaparráðið sigur at hann allarhelst ferðatátt í tey fýra prosentini komandi ár eg havi hug til undir hesum orðaskiftum at taka mínar kommunalu brillur upp á tá ið okur viðgera hesar fíggjakarmarnar tí tað verður øgiligani ofta slont ímillum andstøðusamgongu og undanfarna samgongan var so ófør og hendan samgongan er er minni ófør men gevahvørfalt siga eitt og tað er kanska serliga galdandi fyri undanfarna samgongu tað var allar tær útreiðslurnar sum tey blakaði yvir á kommunurnar tað er nevnt at siga at mann spardi í útreiðslunum tá ið mann sendi rokningina víðari til kommunurnar og tað er nevnt at pynta seg við fjaðrun tá ið onnur skula gjalda gildið tí tað var tað sum hendi tann fyrsta broytingin tað var forskættingin ella tað var broytingin í skattiligu viðurskiftunum hjá fyriteapensjonistunum je unni fyriteapensjonistunum fult væl at fáa ein túsundtkrónu seðial meira um mánaðin men hvør betaldi tað tað gjørdi kommunurnar fimmogtjúgu milliónir krónur tað bleiv ikki sagt við einum orði tað var ein sparing ein direktar sparing á fíggjarlógini tá eg nevnt tað sparað forskattingin av pensjónum bleiv broytt ella tað tvunna inngjaldið mann broytti tað úr fimtan prosentum niður í tólv prosent tað svarar til sirka seytjan milliónir per prosent per ár forskattingin av pensjónum bleiv eisini broytt har mann broytti forskættingina úr fjøruti prosentum niður í fimmogtretivu prosent og ja akkurát sum við fyruti pensjonismum so oniist væl at lág um miðallønt vórðu minni rakt ella ikki vórðuð so hart skattaðir men hvør skuldi betala gildið tað vóru kommunurnar sum skuldi betala gildið rokningin er akkurát komin inn um gdillar nú her niðri á á vaglinum átjan milliónir krónur og hvør betalir tað tað gera tey gomlu tí at soleiðis sum viðurskiftini eru samansett við eldraøkinum so vórðu inntøkurnar frá forskattingini á pensjónum tað skuldu fara til okkara gomlu men nú hevur mann jani leys leysliga rokna út ein hundrað milliónur bara skrikt burtur úr kommunukassanum tað er direkta frá teimum gomlu altso tað kann ikki vera rætt tað bleiv lovað á ystovestum skuldu fáa kompensatión orsakað fyri hesar herfyri hesaher mistu inntøkurnar men tað kom ongantíð endað beiv uppá tal at veiðugjøldini skuldu betala tær útreiðslurnar sum kommunurnar skuldu fíggja av hesum her veiðugjaldið veiðugjaldið skuldi betala skuldi betala eldraøki men har kom heldur einki tí tað megnað mann ikki at fáa ígjøgnum her í tinginum og tað er ikki tí at eg veit eisini tað at hendan samgongan eisini hevr gjørt broytingar tá ið tað kemur til samhaldsfasta sum eisini hevur ávirkað kommunukassan men tað svarar ikki nærri nomin til hvat ið tað hevur kostað kommununum tað sum undanfarna samgongan gjørdi eg vildi bara líka leggja tær afturat frú forkvinna tí at eg haldi ofta so er tað so øgiliga nevnt við hett her við tølum at sleingja tey aftur og fram og kanska serliga tá ið onnur skula gjalda gildi í hesum førunum tey gomlu úti í kommununum tað má steðga og tað vóni a helstur t hendan samgongan fer nakrantíð atat gera aftur tí at tey gomlu hava uppiborið virðiligar umstøður og tryggar karmar tað er ikki neyðugt at fara eftir pengum hjá teimum gomlu tað haldi amann kann halda fingrarnur langt vekk frá men tíverri so hevur tað verið øgiliga trupult at latið vera takk fyri frú forkvinna
ja takk og her vóru nakrar viðmerkingar ruth vang ger so væl
takk fyri útrokningar frá farna valskeiði tað liggur eisini dokumenterað í onkrum av málunum sum bleiv viðgjørt tá vísti at upp á sikt so góðu broytingarnar sum blivu gjørdar líka nógv í eyka inntøku sum í mistum inntøkum hjá kommununi tað javnvigaði upp á sikt nøkur ár ár kostaði tað meira í útreiðslum men so fór tað upp aftur seinni men vit kunnu gott forseta við at bryksla hvørjum øðrum og at brúka tað sum alir bi hvat ið undanfarnar samgongur hava gjørt og ikki gjørt men hevur annika nakað áldsta nakað boð uppá fyri at vit kunnu fáa nakað ein meira haldburðan haldberðan búskap frameftir í føroyum
anika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er rætt sum ruttvang sigur at tað skuldi koma nakrar inntøkur aftur til kommunurnar orsakað av broytingum í samvaldsfasta men tær inntøkurnar koma ikki fyrr enn í tvey túsund og sjeyogtjúgu so í øll hesi árini her okur tosa kanska eini eini átta níggju ár koma kommunurnar at skula spara á eldraøkinum fyri at fáa endarnar at røkka saman tað var tí at tað vóru samráðingar millum kommunurnar og landið at mann skuldi fáa hesa pengarnar aftur í kompensatión mar tað kom bara ongantíð og og tað kann jú ikki vera rætt ja eitt boð upp á ta eg haldi hvøfá mann kann byrja við at mann mann vísir kommununi og virðing at mann hevur árliga ei fundir kanska beint upp undir fíggjarlógina soleis at kommunurnar kunna fyrireika seg væl og virðiliga og har skilja eisini at løgmaður hevur verið so beinans samar at taka fund við við kommunurnar og og royna at fáa fáa ein yvirskipaðan karm soleiðis at kommunurnar ikiskula fáa nakrar óvæntaðar útreiðslur tí at kommunurnar hava einki annað at skrúva upp á enn skattum tað er so ræðuliga einkult tað er skattaprosenti og datsett okur hava ikki øll møgulig gjøldukum at fara eftir

takk fyri frú forkvina eg fari at takka annika olsen fyri at hon enn einaferð minti føroya fólk á og mintu okum løgtinginum á at hesin retorikkurin sum andstøðan kemur við at alt var so forferdiliga gott fyri tveimum trimum fýra árum síðan og er so ræðuligt nú er yvirhøvur ikki soleiðis tað er nemliga sum annika olsen segði at tað vórðu stór inntriv gjørd móti kommununum so har sum kommunurnar komu atbetala fyri nógv av teimum átøkunum sum landsstýrið tá gjørdi millum annað hetta her frá tvey túsund og sjeyogtjúgu áttaogtjúgu níggjuogtjúgu landsstýrið lækkaði lækkaði áratalið sum pensjónirnar skuldu vaksa niður í tólv frá fimtan tað betíði eg bara at tvey túsund og sjeyogtjúgug áttagtúgog níggjuogtjúgu eru seytjan milliónir um árið minni til at fíggja vælferðina til tey gomlu takk fyri
ja takk so er tað torbjørni jacobsen áh amnikolsen orsaka
frú forkvinna ja tað er rætt viðhvørt so haldi at tað er neyðugt at at minna tingfólk á tað sum eg farið fram tí at kommunurnar gera sítt útharta fyri at lyfta uppgávuna á eldraøkinum og og eg vil siga tað sjálvt um tað hevur verið hevur verið nógvur kritikkur av tí í ymsum økjum at mann ikki megnar at lyfta uppgávuna so hava kommunurnar spurt eg veit ikki hvussu nógvar milliónir eyka í eldraøki bæði tá tað kemur til íløgur tá tað kemur til rakstur so tí haldi eg ikki at tað er í lagi at mann fer inn og og tekur hesar pengarnar frá kommununum í hesum førum teimum teimum gomlu eg haldi at ta hava ikki tað uppiborið frú forkvina takk fyri
takk fyri ja nú var tað torbjørn jacobsen ger so væl takk fyri

ja takk annika olsen ger so væl takk fyri
frú forkvinna eg kann bara minna torvur jacobsen á at tað vóru kommunurnar sjálvar sum ynsktu handan fíggjarleistin og nú umsati eg ikki fíggjarmál men umæ eldraøki hevði ábyrgdina av at leggja eldraøki o til kommunurnar í tey kommunalu størvin sum eru og at gera eina eldralóg kommunurnar ynsktu ikki at fáa pengarnar borðnar aftur sum ein blokk tað hevði verið ta ruddiligasta tær vildu sjálvar hava tað p á handan mátan og eg kann vera samd við torvur jacobsen í tí at hetta her við dyst og fasum nhis er øgiliga trupult tí at tey flytaðú millum kommunurnar hesarher útisiglararnir men forskattingina av pensjónuna haldi eg var ein øgiliga skilagóður máti at gera tað uppá tí tað fylgdi proportionalt við talunum av eldri tær inntøkurnar sum mann fekk fekk av tí og ogtí haldi egat tað e øgiliga keðiligt at mann fer inn og pilkar við tey parametrunum og tað er tað sum serliga undanfarna samgongan gjørdi men tað skal vera eisini ein ein kritikkur av núsitandi samgongu tí hon hevur eisini gjørt broytingar í í samaldsfasta menikkinænámyn so nógv sum tann undanfarna
ja takk so er tað siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at annikaolsen gloymdi akkurát tað at størsta inntrivið sum nakrantíðvr gjørt í kommunala geiran tað var at leggja eldraøki út upp á tann mátan sum hann gjørdi tað við eini ovgreiðari fígging so el ta got fer t kommunurnar ynkt tat blokk tað bleiv upplýst í tinginum at tað ongantíð var ein skrivlig avtala við kommunurnar um hvussu fíggingin skuldi vera ta bleiv eisini upplýst í álitinum at tað fór at blíva problemir til dømis fólk undir sjeyogtrýss kastli henda av teimum og tað er í ongan mánað landi enn tað er ein stór dragetia so at eg haldi ikki tað er rætt at bara a standa og snakka um hvør hvør blakar pengar eftir ommununum og ikki nú snakka okur um um karmar um tær fóra at halda sum erðu lagdir fram nú ella ikki sjálvandi et óskúkra at koyra útreiðslura til kommununar títa tað haldi eg eldi iki mnn skal gera men men tað at koyra eldraøki út sum hann gjørdi tað var hvussusur trupult fyri nógvar kommunur og tað kostar borgarin
ja takk annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tingfólk hava lyndi til at gloyma hvussu eldraøkið hevði tað tá tað var hjá landinum tað var ein stór fløkja ímillum land og kommunur og einki ábyrgdarbýti var ímillum millum land og kommunur og og hetta her við sjálvsógnarstovnar og sovíðari tað var trupult at fáa eitt oyra sett á fíggjarlógina til eldraøkið tá ið tá ið eldraøkið lá hjá landinum tórshavnar kommuna hevur í hvørnfall hesi her árini meðan kommunan hevur umsitað elduraøki lagt eini tretivu milliónir omaná í rakstrinum tí mann ynskir at hjálpa teimum gomlu mann he bygt eitt umlatingarheim nú sum letur upp nú tósdagin tað hevði eg ikki borið til visa uppgávan lá hjá landinum to havði g tað verið eitt evatt kríggj um tað skuldi liggja í sandavági ela ta skuld liggja í havnini ella ta suldu liggja á tvøroyri nú kunna kommunurnar sjálvar raðfesta øki og til ta ta upplýsing kann eg leggja afturat at okur hava lagt øgiliga stóran dent á hetta her við reabilitering og at endurmenna okkara eldri soleiðis at tey kunna blíva meira byrgd og tí fegnist um tann depilin sum nú letur upp hósdagin tí hoyvík til tey gomlu takk fyri frú forkvinna
ja takk fyri so er tað brandur sandoy sum hevur orðið ger so væl
hætlaði mær faktiskt ikki at taka orðið men tá ið nú aksel johannessen kom inn á hetta her við

økingin í útveiðslunim hjá landinum høvdu verið tey seinastu fýra árini meðan hann sa sum løgmaður og segði ati tann tann vøksturin var seks undrað oghálvtrýss milliónir so kundi eg ikki lata tað fara aftur við borðinum tí ati eg meti ikki at tey tølini eru røtt og tað geri eg sempilitan út frá tí sannroynd at mann til ein o hvørja tíð sum vanligi borgari ella sumlimur í løgtinginum hevur møguleika at fara inn og hyggja hvat ið faktatøl eru faktatøl eru faktatøl tey ligga ini á gjaldsstovuni inn á leiðslukunningaskipanini hjá hjá gjaldsstovuni og visti vit so hyggja eftir har hvørji tey tølini eru so var tað soleiðis at tá ið síðsta borgarliga samgonga ga frá sær var í tvey túsund og fimtan tá vóru útreiðslurna hjá landskassanum fýra milliardir fimm hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir tá ið ið tann reyða samgongan í tvey túsund og nítjan gav frá sær tá vórðu útreiðslurnar hjá landskassanum fimm milliónir fýra hundrað og fýraogtjúgu milliónir fimm milliardir fýra hundrað og fýraogtjúgu miliónir hetta gevur altso ein vøkstur í útreiðslunum upp á átta hundrað og níggjuogfjørut milliónir krónur átta hundrað og níggjuogfjøruti milliónir krónur ella knappar átta hundrað og hálvtrýss milliónur men tað undirskotið kundi verið upp aftur størri tí at mann gjørdi spariátøk inni á tá ið tað kemur til eftirløn til pensjonistar so gjørdi mann spariinntøku inni hjá landinum og í staðin so flutti mann tær útreiðslurnar út til samhandsfasta og visti vit so hyggja eftir hvat samhandsfasti er øktur í hesum árinum útgjaldið er samhandsfasta so varð í tvey túsund og fimtan útreiðslurna hjá samhandsfasta tvey hundrað og áttaogtrýss milliónir krónur meðan tað í tvey túsund og nítjan var fimm hundrað og áttaogtrýss milliónir krónur akkurát nei akti upp á oyra trý hundrað milliónir krónir meir upp á fýra ár men so soleggja hesi tølini saman so koma vit altso til eina økta útreiðslu í síðsta valskeiði upp á eina komma eina fimm milliardir og tað eru faktatøl so kann mann siga at mann hevur økta útreiðslurnar við seks hundraðog hálvtrýss milliónum tað er ikki so útreiðslurnar blivu øktar við einari komma eina fimm milliardum krónum faktatøl fólk kunnu fara inn á djaldsstovuna at hyggja men so so kann man brúka tað í politiskum retorikki at vit gjørdu hetta og tit gjørdu hatta og hesi tingini er tað er so í lagi við tí men eg haldi at mann kal hava at halda sær nøkulunda til fakta ti mann tá iman gera hesi tingini og so skaln mann siga var tað so for ja eg haldi sjálvur at tað er í yvirkant at økja rakstrarútreiðslurnar ogella útreiðslurnar hjá landinum við eini góðari milliard í fýra ár men so kann so má mann eisini taka táð ið tað er í spæl so mámann eisini taka tær tíðirnar í betrakning og tað var soleiðis at fólkatalið øktist eyksplosift hesi árini akkurát sum tað ger nú og tí er ein stórur partur ella ein partur av forkláringini upp á økingina at faktiskt natúrligur at tað at mann mann natúrliga altso at útreiðslurnar økjast natúrliga av tí at fólkatalið og tað er eisini ein partur av forkláringini hví ið útreiðslurnar hækka í dag rímiliga nógv so kann mann siga hvat vil mann so framyvir vilja vit hava ein nullvøkstur í samfelagnum sum betýðir at vit fáa verri o verri tænastu í hesum landinum eg veit ikki altso tað er so ein tað er so ein máti at gera að uppá hendan samgongan hevur í øllum førum ikki valt at smakka bremsurnar í hendan samgongan hevur hevur gjørt nøkur øgiliga góð ting fyri borgarun í hesum landinum har sum vit hava millum annað økt játtanina til heilsuøki við hálvta anhundrað milliónum vit hava givið fólkapensjonistunum meir vit hava økt ta játtanina við eini hundrað miliónum vit hava sett gongd í bygging av ymiskum bústøðum til okkara veiku vit hava samtykt tunlar sett í gongd tað er ikki skilagott beint nú sum støðan í landinum er við tí korona sum vit vita eru í og tí tí samfelagsgongdini sum eru í sambandi við korona at hóyggja bremsurnar í absolutt ikki men vit skulu sjálvandi syrgja oka ið syrgja fyri at halda vøkstrinum í á einum nøktandi støði soleiðis at vit hvørki koyra forfor nógvar ferð á eig heldur halda so kraftið eftir at fólk verða søgdúr starvi og annað tað er mín sannføring takk fyri frú forkvina
ja takk so er tað aksel willemssoni johannesen ger so væl
ja takk fyri mær farmarin eg fari at halda fast við at útreiðsøkan á landskassum øktist við sekstan trýss milliónir har á leið draksunum seinastu fýra ára skeiðir men tekur brandur sandoy eins væl sum bara staðið nyttisøki og knikkastaðar gjørt í fýra ára skeið samansfasta við samansfasti er ikki ein partur av landskassum men tað er rætt at útreiðsøkan samansfasta hækkaðu við á leið trý hundrað milliónum seinastu valskeið trý hundrað milliónir meira til fólkapassistarnir tað eru vit glað fyri men brandur sanda kundi eg eisini hugta eftir hvussu tey hækkaðu inntøkurnar teir hækkaðu við meira enn trý hundrað milliónum soleiðis at tá vit góvu bisnisnum meira so var tað fult fíggjað tá hendan samgongan hækkar rakstrini í fullari ferð tvífasti skjótt so undanfarna samgongan so hevur mann ikki fíggjað nakað av tum tingum sum hann ger og tað er tað sum ikki ber til og tað hevur fólkaflokkurin ongantíð dugað og tíverri heldur sjónvarpsflokkurin og miðflokkurin og tað gongur galið mann koyrir við halli og halli og umaftur hallið í landskassum
takk brandur sandoyg ger so væl
ja jalso aksel johannesen dugir øgiliga væl at forklára fyri tinginum og føroya fólki hvat ið fólkaflokkurin o sambandsflokkurin o miðflokurin ikki duga men ombært er okkurt galigt hjá alakselbet johannesen sjálvur sjálvum og hjá javnaðarflokkinum tá ið hann ikki dugir at lesa tølini í leiðslukunningarskipanini hjá gjaldsstøðuni tí tey tølini siga at seinasta samgonga økti landskassaútreiðslurnar totalt við átta hundrað og hálvtrýss milliónum krónum og tá er samhaldsfasti ikki við samhaldsfasti er eina øking upp á trý hundrað milliónir krónur í seinasta valskeiði trý hundrað í alt ein millión eitt hundrað og hálvtrýss ein milliard eitt hundraðog hálvtrýss milliónir krónur og tað er tað er opsiell tøl tað tað kann mann ikki diskutera altso tøl faktatøl er ikki til diskustión hetta eru tey tølini sum eru staðfest inni hjá gjaldsstovuni og tí er hetta tey tølini sum vit mugu halda okkum til vistu vit royna at siga nøkulundasannleikan í hesum í hesum forðunum
ja takk so var annika olsen eina viðmerking ja
tak fyri frú forkvinna ja tað er gott at brandur fer pensla hesi tingini út og og tekur og hyggur eftir hvat iðleiðslukunningarskipanin sigur hon sigur so hvønnfallið tað rætta tú ráttu myndina átta hundrað og hálvtrýss milliónir krónur pluss samhalsfasta tað er ikki hisinitøl fyri útreiðsluvøksturin kann ein orsøk vera altso eg eg undrast eisini mangan á tá ið fíggjarlógir bæður lagdar fram ma mann siga er at nú er útreiðsluvøkstrin tvey prosent men tá mann hugdi eftir tí samlaða úrslitinum tá i árið varð farið tá var tað mangt slíkt er tað allir hesar eykajáttaninar mann sær burturfrá og so ger mann eina fíggjarlóg sum samanber fíggjarlógina við undanfarna fíggjarlóg so gloymma líka sum allar midnumrokningarnar er tað kanska har ið feilurin er hendur

ja takk fyri frú forkvina ja akkurát hvar ið hvar ið feilurin hendi tað veit eg ikki men altso egeg eg kann bara lesa tølini sum eru staðfest inni hjá gjaldsstovuni og hetta eru tey tølini sum eru staðfest inni hjá gjaldsstovuni vistu vit taka tganstøði í fimtan tá ið undanfarna altso tann borgarliga samgongan legði frá sær og í nítjan tá ið tann vinstrahallasamgongan seinasta legði frá sær hatta eru tølini faktatøl ein milliard eitt hundrað og hálvtrýss túsund eitt hundrað og hálvtrýss milliónir í øktum útreiðslum til landskassæan tað eru faktatøl og tað kemust ikki uttanum takk fyri harra frú forkvina
ja takk so er næstur at røða løgmaður ger so væl
ja takk frú forkvinna nú nú skal eg bara kanska ikki geras so ræðnigv púr segar við útrópsøkingini men e má líka taka afturí ati í faktatølunum so kann mann siga so sær mann hvat tølini vaksa og vit mugu staðfesta at vit undanfarna samgonga hevur økt útreiðslurnar soleiðisr tar runt rokna trý hundrað milliónir um árið og ja tað er eftir mínum tykki for nógv tað er eftir mínum tykki for nógv tí at føroyski búskapurin klárar ikki at økja útreiðslurnar p á sigt við fimm prosentum tað svarar sirka til fimm prosent um árið í miðal og tað er for nógv til at klára trýstið á tæir almennu kassarnar og tí er tað vit øll inni her hava tað fyri eyga og halda tað vera for nógv og tað er man siga tað góða í tí men spurningurin er so hvat fáa vit fyri tað øh vit mugu ærliga og siga at vit fingu eina fíggjakreppu í tvey túsun og átta sum gjørdi tað at tað kom ein tíð har vit máttu halda aftur og halda aftur og halda aftur eins og nógv av øðrum londum kring okkum eisini gjørdu men so settu vit okkum fyri í tvey túsund og tólv tá búskapurin so spakuligat kom í gongd aftur við at tað gekk væl í alivinnuni tað gekk væl í pilagisku vinnuni við nýggjum kvotum og sovíðari at nú vildu vit sparka gongd á búskapin aftur og tað gjørdu vit ikki við at økja raksturin nakað betýðiligt men við at økja íløgurnar og onkursvegna riggaði tað við góðum samstundis ein ein ein bíligari skatt so tað skuldi loysa seg betri arbeiði og tað riggaði og tað gav ein øgiliga eksplosivan vøkstur saman við tí góðu gongdini sum har í vinnuni og tað er gleðiligt og tí hava vit havt møguleikan at økt útreiðslurnar við hesum her á leið fimm prosentunum um árið hesi her síðstu nógva árini ø tað sum eg ætlaði at venda tað inn á tað er tað at vit hoyra tað frá andstøðuni javnaðarflokkurin við sínum eftir ykki um at útreiðslar økjast for nógv og ikki fíggja og tjóðveldi við at vit eiga at skerja kanska ein stóran part av inntøkunum eg haldi ikki javnaðarflokkurin er har a mann vil skerja í ríkisveitingini enn men tjóðveldi koyrir øgiliga hart upp á tað og vistug vit siga tað at tað sum kemur úr danska ríkiskassan í dag tað er sirka ein milliard samanlagt við við ríkisveiting pluss tær tænastur á annastur og goldi politi og tað er ein góð milliard so vil eg siga ókey hvussu nógv er hendan eina milliardin tað vevrður ofta gjørt við at t er bara fimm prosent av btú og sovíðari ja tað er tað men tað er munandi meira enn tað vistu tú hyggur eftir hvussu nógv telur tað av teimum samlaðu inntøkunum hjá landinum so telut ein rættiliga stóran part úti við tjúgu prosentum og tað svarað millum annað til at vistu vit skuldu tikið ta inn í skattið í lønarskatti so skuldu vit lagt hálvtrýss prosent omaná lønarskatti taðvil sið at hvør einstaki borgara í føroyum skuldu rinda hálvtrýss prosent meira í landsskatti tað vil siga frá tveimum milliardum knøppum tveimum milliardum upp ímótum upp ímóti trimum milliardum tað vil siga har skalt tú økja lønarskattin fyri at fáa teir pengarnar inn við hálvtrýss prosentum øh vistiú skuldu siga hvat er so komið burturúr at vit hava brúkt sær pengarnar hesi her ja hálvt annað ári sum vit hava sitið har kann mann so siga tað at vit fokuserað upp á at vit skuldu hava eitt vælvirkandi heilsuverk har hava vit so roynt at fingið eina viðgerðartrygd upp á staðið tað h vur lukkast á nøkrum økjum higartil vit arbeiða framóti at tað skal fáast at rigga á fleiri enn fleiri økjum bíðilistarnr farnir týðiligt niður tá tað kemur til skanningar og annað og ávísa viðgerðir eisini vit hava sett kann ma siga sálarviðgerð fremst og millum annað ung fimtan til fimmogtretivu ár fáa nú økans mann siga ta neyðugu viðgerðina vit hava hækkað pensjónirnar til pensjonistarnar tey fáa nú ja ellivu hundrað krónur meira um mánaðan at liva fyri og vit fingu grundarupphæddina uppaftur og vit vildu gera sjúkrahúsverki ella rorsaka hábygningin lidnan og bara tann útreiðsluvøksturin kann mann siga hevur gjørt at vit vit máttu játta fyri at fáa an lidnan hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir krónur í ár hundrað og fimmoghljerðs milliónir eru fyri at fáa hábygningin lidnan og vit hava havt eitt mál her fyrr í dag og tað hann verður ikki sovhondu liður fyri tær pengarnar og eg trúgvi ikki at nakrar flokkur her á tingi ikki ynskiarbygningir skal vara liðugir og øll taka undir við at játta teir pengarnar fyri at fáa hann lidnan og tað er ein fortreyt fyri einum góðum hólsuverki bústovurnar har hava vit eisini sett í gongd har er haldið eð í løtuni tríggir bústovurnar í gongd og tað er eisini nakað sum hevur hevur verið leingi ávegis og nú hava vit so sett tað veruliga í gongd og summir eru farnir í gongd at grava summir eru í gongd við at byggja og aðrir eru heilt klárir at fara í gongd við øh og harumframt kann mann siga at veðurstovan er nú endaliga sett á breddan og verður so stovnsett nú hóast hon var yvirtikin longu aftur í tvey túsund og níggju so er tað hendan samgongan sum nú hevu sett pengar av til hana og setir hann í verk so tá mann snakkar um at vit brúka for nógv og undanfarna samgongu fór nógv og so víðari ja vit eru samd um tað so er at finna út av hvat gera vit til tey komandi árini fyri at tálma tann ovurðan stóra útreiðsluvøksturin sum hevur verið tey síðstu nógvu árini og sum bara bara hevur latið seg gjørt tí at ríkidømi í føroyum er vaksið heilt týðandi hesi síðstu ja nú er tað tíggju árini við makrelinum og við eini blómandi alivinnu sum vit øll kunnu fegnast um takk frú forkvinna tíðin lóng farin
ja takk aksaelve johannesen eina viðmerking ja takk fyri
viðmerkin í bæði til bárðarstein nielsen og undanfarna røðara framdir sandoy tá hann sigur at útreiðlurnar í landskassanum vuksu í át hudað hávtrýss miliónium so er tað við íløgum íløgur í eingangsútreiðslu vit snakað um aftur vendandi rakstur sum vardi tað seks hndrog hálvtrýss kansaka seks hudrðoghálvfjerðs milliónir sum hr tykur okkur síðsta eykarjáttan var við sum var vey túsndog nítjan tað vaksi raksturin við tá hnntekur samhandsfasta við skal an minnast til til t sambandsfasta er ikki ein partur av andskassan ligkuruttanfr landskassan og tá mann hækkar útgjaldið samandsfast so hækkar mann inngjald tað sad er fult fíggjað hendan samgongan hevur altso tað kn bár nei nielser ikki renna fyrá at hækka raksturin tá afturvendandi raksturin eftir átjan mánaðum við seks hundrað milliónir krónum gott at kun ma givið pensjonisturnum meira t an givið nøkur nøkrum samfelskufólkum nakað meira men eingin av tí einki avtí sumhevurgjørt er fíggjað alt sum undanfarna ga samgongan gjørdi varð fíggjað við at hækka inngjaldið samhandsfasta taka meira frá frá uppsjóvarvinnuni meira frá alivinnuni og so framvegis
ja takk bára steinielsen ger so væl
ja takk frú forkvinna tá mann økið eg segði almennu útreiðslurnar landskassin økt útreiðslurnar við samanlagt átta hundrað oghálvtrýss milliónum samhandsfasti økti útreiðslurnar við trý hundrað milliónum og so tái mann snakkað um fíggjað ja men vvilt vit taka kommunurnar nú hv nú hava ávísti kommunualu politikarar o fyrrverandi verið uppi og sagt eisini og gjørt viðmerkingar um at harsendi mann eyka rokningar mann gjørdi ikki bara tað mann minkaði eisini um inntøkurnar og ikki minst framtíðar inntøkurnhar bæði við at mann segði tað at tað kravda inngjal tið pensjónur skal verða lækkað frá fimtan til tólv prosentum tað er ein lækkinguppá tjúgu prosent upp á sigt umframt tað at mann skeyt skattin út og gjørdi hann progressivan altso tavilsiga frá tretivu posentn hmpa o fjørutiposent so har eru nøkur ting sum gjørdi tað at kommunan misti rættiliga týðandi uppaftur sum so landið spardi pengar av men onkur skal betala og hvør er tað jú tað er vinnan og borgarin í føroyum sum má betala til teir almennu kassarnar til at fíggja okkara væluntu kann mann siga vælferðartænastu sum vit øll ynskja at geva okara borgara
ja takk so er tað torbjørð jacobsen ger so væl

ja takkarar formaður tað skal ikki vera nakar ivi um at tað setti sínum eyðkennir á tann føroyska búskapin frá at hava havt sjey hundrað milliónir í yvirskoti í tvey túsund og eitt minkaði tað niður á eg haldi tað enda við tveyogtjúgu milliónum í yvirskoti í tvey túsund og trý og tað pástandi eg var eina á loyna tí at mann skar ríkisveitingina og samtum hækkaði útreiðsøkan hjá landskapssavnum at fyrigyggja fólkið hetta ongóðarvørka neyðugt við fýra hundrað milliónum krónum tað er ikki góð fíggjastýring í mínari matematikk í øllum førum og tá tað kemur til at her at brúka danskar pengar so haldi eg ikki at tjóðveldið hevur staðið serliga ættarlig í køini og eg veit ikki um eg skal endurtaka orðini ketu jakobsen hjá einum viðmerking tá hon tipti tipti tipti toppu í gjár ella torbjørg jakobsen orsøkafólkina við at ja ja tað var nokk eingin sum hevði soðið so hart og rópt so hart sum tjóðveldið um eg segði pengarnar úr danmark europa so hart vóru tey
ja takk nú er tað so edvard jakobsen so eg veit ikki um hon fer at endurtaka tað sama ger so væl
takk fyri harra formaður viðilla frkvina tað er kanska nógv mátir at siga tingini uppá men men tað var ein endurtøka av tí sum teir ba jacobsens sjóvur kom við og hugleiddi um hvussu væl tjóðveldið dugdi at stýra við okkara pengum nú kemur síitt uppskot aftur seinni í dag og mamman vildi niðurlaga meir seks hundrað milliónir í seks ár sigur mann og vist umn ikki heldur tað sum hann gjørdu hest tvey hevur havt nakra ávirkan á fíggjarstøðum í føroyum og tað er annars tær tænastur sum vit kunda óvu veitt sum vit statdverkfelaga vit mangla vit svita hugsa um at mann sigur at vit hava brúkast nógv nú hundrað og fimmoghálvfjerðs miliónir farin uppá útbygging á landssjúkrahúsinum og alt annað únrað milliónir er farin upp á styrkja landskjúkrahús og las akkhatíð í áðni at ein nýggj rønka verður tikin a við brúku suðuroy og ein nýggi skannari í fjør og nógv onnur góð ting sum bara ikki blivið sett í verk men sum landsstýrismarðurin gingið á odda fyri at fáa sett í verk nú fyri at styrkja um okkara landssjúkrahús og tað halda er ein fantastisk søga men tað tað nyttar ein spar av pappírið tað má handlast í verkið takk fyri frá forkvinnu

ja takk frú forkvinna ja altso tað er so einfalt at vissu ríkisveiting ikki verð skerd og staðin setta á bók so kundu vit bygt tveir tveir suðuroyartunlar fyri pengarnar heilar tveir so tað hevur ein týdning at vit skerja inntøkurnar hjá landskassanum óansæð um tað er skattir ella undir ríkisveiting ella hvat fyri intøkurnar eru men eg vil s siga tað at vit komu í ta lukkuligu støðu at ja makrel ævintýrir vildi kalla tók seg upp tí vit settu krøv og kravd okkara rætt og fingu okkara rætt millum es og hinir strandalondini samstundis sum vit hava fingið eina blómandi alivinnu eina blómandi alivinnu sum var mman siga heilt á knøunum afturi í tvey túsund og ella fyrstu nullunum við sjúku og sovíðari men tíberri tíbetur fótaði hon sær og kom reiðiliga fyri seg um tvey túsund og tíggju ár á leið og frameftir og tað hevur gjørt at vit í dag sita við øllum tí ríkisdømi o øl teimum møguleiknum sum vit hava í føroyum í dag við øllum teimum inntøkumøguleikunum sum eru skaptir av vinnuni síðsta árini
ja takk næstur at røða er erhard joensen ger so væl takk fyri
forkvinna øtað verða nevnd nógv tøl nógv tøl verða verða brúkt í einum sovorðnum orðaskifti sum játtanarkarmarnum natúrligt natúrligt eri øundanfarna samgonga vildi vera við at hon at hon vaks almennu útreiðslurnar altso útreiðslurnar hjá landskassanum við seks hundrað og hálvtrýss milliónum um í í eitt fýra áraskeið eg havi eg havi eg havi so hugt eftir tølunum at eg havi so fingið tað til um góðar sjey hundrað milliónir sjey hndrð o fimmogtjúgu milliónir men men so er tað eisini tað er relevant at taka tað sum so bleiv lagt yvir í yvir ísambandsfasta tð tái man flutti pensjónirnar bæði viðbót partar av viðbót og og og grundarupphæddini sum sum tilsamans í hesi heri fýra árini liggur rundan um ks tvey hundrað og hálvtrýss milliónir tað vil siga so er mann uppi á sjeyhunraðog fimmogtjúgu pluss tvey hundrað og hálvtrýss a so tá ið aksel ver johannesen sigur at teir at at raksturin hjá tí almenna í hetta her fýra áraskeiði bara vaks seks hundrað g hlvtrýss milliónir so so er tað altso ein sannleiki við motifikatiónum tí eg haldi ikki at mann kann útilokka tað sum bleiv flutt yvir samhandsfasta so seks hundrað og og ella sjey hunrað o fimmogtjúgu pluss tvey hudraðog hálvtrýss tað er altso út við tað er út við ein milliard út við ein milliard og og nú havi eg ikki nakað nágreiniligt yvirlit yvir tær íløgur sum blivu gjørdar í ífrá fimtan til nítjan men egentiliga so so íløgur er jú nakað sum verðuframt á hvørjum ári okur útbygja samfelagið á hvørjum ári og tað fara okur at halda fram við hettar hendan samgongan hevur so sett ein íløgukarm upp á umleið fimm hundrað milliónir um árið tað er ein ein ein ein rímiliga høg útbygging av okkara samfelag men eg haldi at at eg haldi at okur skulu hava tølini røkt tá ið okur tosa um nakað absolutt og og útreiðslurvøksturin á fíggjarlógini er nakað absolutt tí skal mann ikki standa og siga tað at útreiðslurnar hjá landinum váksi sekshundra g álvtrýss milliónir vissi fakta er tað at tað kanska lá eitt stað upp á umleið níggju hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir tá man tekur tað sum tá bleiv lagt uttan fyri fíggjarlógina við og tað hoyrir natúrligt við haldi g eg haldi ikki at mann skal vera mann kann vera ov einigur í í tí takk fyri frú forkvinnaja
takk so var ein viðmerking aksal di lamson johanesen
gersvælja takk fyri harra formaður øfrú forkvina ja eg haldi at eg og og erhard joensen eru ikki so ósamd t hann sigur nevnir at upphædd á sjyhnraðog fimmogtjúgu miliónir eg nevni góðar sekshndaog álvtrýss milliónir giti ein munur er at tað er játtanin til eysturoyartunnilin hálvtrýss milliónir krónur hon er í prinsippinum roynt tekniskt ein rakstur men tað flestu halda tær ein íløga tí at tað er ein eingangs eingangs investering at gera ein tunnil so er tað uppafturhjáokum nøkur hunda eins at ha varðu sambhadsfast ag antman altíð diskutera men eg haldi ikki at tð erímiligt at taka atað vita rikkií partur í landskassanum undir øllum som sum tekur tað við so má man eisini taka inntøkuvøksturin hjá samhandsfasta við tí at inntøkurnar vuksu meira enn útreiðslurnar mann hevur fíggjað eina hækking í útgjaldinum við einum hækking av inngjaldinum
ja takk erhardi joensen ger so væl
takk fyri frá hvørkunamen tá eg meini at í hesum førinum so má mann taka tað við so er tað upp á grund av at mann tekur og flytur eina veiting sum lá á fíggjarlógini yvir og samast fasta so tí eigur tað at vera við so eg haldi ikki at tað er nakað nøkur nøkur ivi um at vit mann skal fáa tað rætta talið so má tað leggjast afturat tí sum mann annars hevur havt sum ein útreiðsluvøkstur takk fyri
ja takk næsta røða er sirið stenberg ger so væl
eg kann ikki lata vera við at tontkja mamma mín plagar at siga tað at tað kemur ikki annð upp á hvat mann tjenar tá kem mamba kvar mann brúkar og eg haldi at tað er lívsvísdómur sum vil nakað og sum tey flestu kundu tikið til sín kanska í nógv størri mun nú okur diskutera fíggjarpolitikk nú bleiv tað faktisk eitt størri kjak um tað og tað er faktiskt eisini gott at mann ikki altíð bara diskuterar einstakar raðfestingar men kanska meira fíggjarpolitikkin generelt tá ið tað kemur til hetta her uppskotið um karmar tá haldi eg at tað er ikki so øgliga nógv politikkur í tí tað haldi eg bleiv sagt beinanveg tí tað var mest framskrivingar og tað vara fáar raðfestingar í men eg haldi tað at kjakið um tað altso um hetta her er rættu máti at viðgera okra búskaparpolitikk uppá tað haldi eg r eitt áhugavert kjak og eg haldi at søgan burdi havt sagt okkum tað at hetta her vð m við at diskutera karmar og samtykkja karmar um várið soleis at mann hevur lagt eina rammu sum fíggjarlógin seinni skal haldasg innan fyri tað hevur víst seg ikki at halda og í fjør vóru eingir karmar tá síðsta árið okur vórðu sótu kom karmarn ikki út aftur í nevnt teir eru ikki meira bindandi enn sum so so kanska kanska er hetta ikki rætt máti at gera taðuppá hatta var tað er meira tað sum er mítt boang kanska áttu flokkarnar í felag at sett seg saman og hugt eftir at hvussu kundi mann fingið skipað meira støðugar og fastar karmarkring okkara fíggjarpolitikk tí okur samtykkja eitt nú og tað kann vera langt yvir hundrað milliónir og kanska tvey hundrað við síðunar av í heyst og tað haldi eg ikki er ordilia í ordan so eg haldi hettaðer tann stóri spurningurin tað er um hetta er taðn er tað rætta tað stendur nokk so greitt í álitinum frá minnilutanum til hetta her við við karmum at tað er ein stórur vilja til at økja um rakstrarútreiðslurnar og at tey minni vilju til at økja um inntøkurnar og eg haldi at øll vanlig fólk skilja tað at brúka tú meira enn tað tú tekur inn so fertað at ganga galið tað er so øgiliga einfalt tað er ikki tað er ikki eitt akademiskt roknstykki sum mann kann siga tað so tað er vanligt pláss sum minus sum okur øll duga at brúka mann meira enn mann kenar so gongur tað galið og visti mann hyggur eftir teimum tølunum sum eru nú okur vita gott at korona hevur verið og tað hevur ávirkað á nøkur tøl tað skal mann sjálvandi trekkja frá men eisini um mann hevur gjørt tað so sær mann gott tað at tað yvirskot sum hevur verið tey seinastu árini tað er vent til at tað aftur er undirskot á fíggjarlógini og tað er ikki tað er ikki í ordan her hevur verið brúkt nokk so nógva orku upp á at siga hvussunógvar pengar blíva brúktir meðan okur sótu tølini tala í hvørfall fyri seg tá var yvirskot á fíggjarlógini eg haldi mann skal heldur hyggja eftir hv hvat pengar mann brúkar nú og hvatt mann brúka tað uppá tí at pengar skulu sjálvandi brúkast til nøkur økier og tað er uppgávan her inni at raðfesta til hvørji og tað ver verður altíð ein ósemja um hvat man heldur er viktigast men tað var so yvirskot á fíggjarlógini meðan okur sótu og láninskuldi ho minkaði og nú er aftur undirskot nógv framvi eisini tað er um samhaldsfasta eg heltatað góva góðar meining at gera broyting í samhandsfasta tá ein ordiliga góða meining í tí var tað at samhaldsfasti verður skattaður við útgjald og tað gav kommununum eisini nakrar pengar tí at okur vita tað at fólkatasamansetingin broytist so nógv komandi árini at tað verður trupult hjá kommununum at fíggja eldraoyggi og vist tú kant broyta við at pensjónin í størri part verður samhaldsfasti so fylgir skattur við teimum fólkunum tað haldi eg helt egur hava rættiliga góða meining ø kristina hfos fekk nógv oman yvir seg meðan hon sat og fak faktiskt aftur í dag sjálvt hon ikki er her at verja seg h men eg haldi at tey sum róptu harðast tey eiga at hyggja longst inn nú og hava kanska brúkt fleiri feri tað sum hon bleiv ákoyrd fyri at brúka tað sum eg vð ynskt var í hesum her karminum sjálvandi nú eru ikkinógvar raðfestingar men eg hevði ynskt at mann segði til dømis nókað um eft ar við strandfaraskipinum hvussu vil mann endurnýkja strandfaraflotan har er einki um tað hvat vil mann gera við suðuroyartunnilin tað heldur einki um tað eitt sum er gott í her haldi eg tí tað má beginna at hugsa um tað at at játtanin um at broytast í mun til demografiskar broytingar altso tað at heilsuverkið má fáa lutfalsliga meira tí at tað vera lutfalsliga fleiri eldri sum liva longri við kroniskum sjúkum og alt tað okur skulu hava góða vælferð og at almannaverkið má fylgja við í tí puljuni tað haldi eg tað haldi eg er er rætt at mann brúkar pengar upp á tað og so haldi eg eisini tað er neyðugt at mann skilur ímillum hvat er íløgupengar tað er eingangsútreiðslur sum sum sjáldan koma aftur sjálvandi skal tað vera viðlíkahald og u mann byggjir onnur ting út men rakstrar pengar tað at hava ein ein kroniskt høgan rakstur tað svarar til í einum húsarhaldi alalla tíðina hava fastar útreiðslur og tað er tað sum ger tingini so tung og tað og tað er har sum mann mánn má passa upp á at mann ikki fer heilt út á flákra og so var tað nakað við ríkisveitingini sum eisini hevur fylgt eitt sindur og har eg sjálvandi av tí áskoðan at hon eigur at fara burtur sum skjótast og tað hevur eingin neyð verið í føroyum síðan pá grund av tí at ríkisveitingin bleiv skorin vælferðin hevur ongantíð verið hægri entað sama og væl standurin enn nú takk fyri
ja takk so fór tíðin har var ein viðmerking jaspur langoy ger so væl
ja takk fyri frú forkvina øtað er soleiðis at vit hava brúkt eitt sindur meir pengar ennhvat vit burdu tað haldi eg kann taka undir í undir við men tá ið so pengarnir ohavi eg so tosað eitt sindur um hvat eg er nú var siður stenberg at sinda inni á hvat tað var millum annað heilsuverkið sum vit hava koyta givið meir ú almannaverki so haldi at hon gloymdi eisini at nevna pensjonistarnir sum vit eisini hava gevið meir og taka voso infilmatiónina uppí so eru vit nokk so nær við null so eg haldi at tað er ikki so galið tað kundi kanska verið verið haldi eg sjálvur einki at havta tema ímóti at tei spardu eitt lítsindur meir men tað kann vit so aftur nú t viðgjørt het her við skaparráðnum og búskaparráðnum alt ím morgun so so mæli faktisk búskaparráðið til at vit ikki beint nú stramma stramma s øgiliga nógv í so eg onkursvegna føli eisini at vit fylgja teimum tilmælunum sum serfrøðin kemur við og og við tí við teimum tilmæluum sum teir koma við tað haldi eg at tað tann politikkurin og tað sum vit hava gjørt nú fylgi væl sjált um eg kanska einki kept ímóti at vit at vit
ja takk sigur eg stenbergi
takk fyri tær frá fólkum nei tað er púra rætt eg var eisini lurtað eftir búskaparfrakraðingini tá og tað verður eisini mælt til at mann ikki høggur bremsurnar í tað er heldur einki sum vil tað er einki sum vil fara út á eina støðu nú við at siga nógv fólk úr starvi so tað er slettur ikki har eg eri men eg eri har at mann eigur at hava eitt avlop so sum eisini kann seta til síðast til verri tíðir tí sjálvt um okkurt havt korona so okur ongantíð kanska havt so sterka tíðir allíkav okur onki arbeiðsloysi so at siga einki arbeiðsloysi so okur hava góðar tíðir tað er meira tær við at vit sum altíðina brúka meira meira tjenar ongantíð seta til viks í góðum tíðum hvussu skal mann so kunna standa ímóti tá ið tíðina er bráðverið tí tað blíva tær tað er tað er bara so at tað skiftir upp og niður so at tað er kanska meira tað um at spara upp takk fyri
ja takk so er tað kali joholm johannesen landsstýrismaður ger so væl
ja lat mbyrja við at siga tað sum fleiri onnur hava sagt nú havi eg verið við tá ið vit fingu í karmarnm rá fyrsta sinni vit fóru forforógvusliga til í gongd tá vit fóru niður í blýantar næstan at vit fóru inn á hvørja konto tað bleiv alt forstrævið at hava tað og so aftur ein á fíggjarlóg o tí yvirorðna dámar øgiliga væl hendan mátan at gera tað uppá eg havi sitið o lurta nú eftir fólki her og eg havi verið havt tað gleði at arbeiða saman við øllum flokkum og eg líkasum eg bginni at rokna út altso er nú e nakar betri enn nakar annar altso er tað nakar sum er genialur til fíggjarstýring knappligan tá ið vit skifta samgongur út og næstan komi til ta niðurstøðuna atvit hava ei óffur at brúka pengar altso vit hava brúkt pengar onkur nevnnir tað er umleið trý hundrað milliónir um árið bæðir partar so kann mann trekkja hundrað miliónir m handara ell hundrað milliónir hinvegin men tað sum eg havi lært rokning higartil tað er at bæði bæði andstøðu og samgonga tá ið mann situr við ábyrgd vælð saktans man hev áfta hug at duga eitt sindur betur tá mann fer andstøðu tað hevivi prøva sjálvur eisini eg helt mann dugdi ordliga væl men tá mann situr og stýrir skipinum tá mann situr sum kapitainir tá mann situr og skal fáa alt hanga saman út frá teimum eg givdu umstøðunum sum hann livir í tann dagin tá handlar mann upp á ein ávísan máta og tað havi eg eisini havt gleðini saman við eisini við javnaðarflokkinum og eisini fjóðveldi eisini og tátá agera mann og eg trúgvi eg haldi ikki at vit eru so øgiliga ymiskt sum at vit hava politiskar ymiskar raðfestingar reint politiskt og eg eri komin so øgiliga heldig at positión sum landstýrismavur í heilsumálinm æti øllir góðu

og og tað sum vit settu okkum fyri líkasum sambandsflokkrin sett sær fyri tá vit komu á vakt tað var tað nú skuldu vit fara at gera nakað heilt munagott við at raðfesta heilsuverkið tí at vit tað bleivu koyrt nógv eftir okkum upá tey bleytu virðini a so skuldu vit koyra nú nú ókey so taka vit og seta turbu á tey bleytu virðini og tað gera vit úti á heilsuverkinum í løtuni og tit kunugott fara at ygja eftir tølum og eisini hygja eftr tølunm aftureftir og samanlíkna góða er hvussu hent við upphægningi frá øllum partum at ongantíð eru tilførdir so nógvir pengar til tað føroyska heilsuverkið sum seinastu tvey árini og statvekk mangla vit nógv tað mangla nógv við at koma á mál við ymiskum nógvum ymiskum tingum men tað forútsetir at vit arbeiða saman við nógvum øðrum eisini vit lyfta einki einsamøll vit mælla tí arbeiða saman við við øðrum fólkum øðrum flokkum og fyri at fáa tað upp at koyra men tað sum undrar meg eitt sindur mann kann ikki siga at hetta er uttan korona ella hetta er við korona er tann sum sitar við tann sum hevur sitið við ábyrgdí hesim koronatíðum tafyri onkur fólk eru tað tramatiskt altso tað er ikki soleiðis at vit kunnu gera tað teoretiskt fara eitt ár aftur og siga hetga her vút koyra kona korona slt ikki til og so er tølini har soleiðis fungera tað ikki hygg eftir øllum fyritøkum mult í konsernum so er tað hvussu fólk uppføra seg hvussu kundar umpføra seg hvussu viðskifta fólk uppførast vissu fólk blíva bangin so agera teg up á ein annan máta eg pástandi frú forkvinna at fólk uppføra seg annaleiðis tá ið ein ein pendi pandemi regnar inn yvir høvdið á taðmum fólk uppføra seg annaleiðis teirra teirra gerðir verða annaleiðis alt verður annleiðis so so e eg eg keypi ikki primissuna um at nú kunnu vit útilukka koronu tí at tað kann man iki tí at tað er fyritøkur sum ikki gjalda vinnusbýtið út alivinnan til dømis fleiri hundrað milliónir krónur vit lyfta herðarnir hjá hvørjum øðrum tí at tað tað tað tað bleiv ikki keypt nógvir seympakkar í síðstu samgongu mann man hevði ætlanir um at keypa seympakkar mann hevði ætlanir um at byggja heim men vit byggja oftani á herðan á hvørjum øðrum eisini tá ið vit hava sitið so er tað mann byggir á herðan om hvørum øðrum og tað er bara at fara thyggja efti tann spakan sum vit brúka ta men mann brúkar ein spakaat grav út við tá ið mann fór at byggja eftir sær ellusheimim sovorðn nakað so koyrir tær eina sovorðna sovor ser lítið hvør hevur grivið út a og har eru nakrar sovornar plátur iðr eftir merkilit sum vit hava grivið nógvar vit eiga nógvar av tímum plátunum httasum vit steypakappingin ví fótbólti er tú eigur øgiliga nógvar súlplátur á spakan altso borgarliga borgari flokkarnir so øgiliga oftani har tey hinir sum havu planlakt alt gott við at planleggja og alt gott við at ætla men tað er eisini tað er eisini a at at hava virðing fyri teimum sum seta að í gongd at tey sum sparka tingini í gongd og at vit slarbeiða saman um hefta her við heilsumál so tú stakk fyri tit altso alt tað sum vit vita hava bakkað upp um okkara heilsuverk har fara vit at lyfta tað ordiliga uppi tey næstu tvey árini eisinitakk fyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar siristenberg fyrst ger so væl
takk fyri harra formaður ja ella frú forkvinna orsaka ja tað er trupult het her við uttan korona men tað eru so komnar onkrar metingar sum mann kann siga akkur um hvat hvat kann mann rokna við at korona el kostaðartil og tað sigr seg sjálvt at onkrar avleiðingar eisini fara at fylgja við har onkrar kanska at til dømis pengar fyri testing kanska fara at kunna fara út knappliga men kanska eru eru okkurt annað eftir tað er so tað ø tað er positivt at heilsuverkið hevur fingið eina hægri raðfesting tað seinni árenn tit haldi er heilt ótrúliga gott tað sulikur standa samanum og tað er neyðugt og má má blíva við at siga eftir at tað er demografisku broytingarnar tað at okur liva gott og leingi og tað at nýggja viðgerðir alla tíðina at koma tað má mann pá ein anna máta finna eina felags loysn upp á at loysa soleiðis at at mann játtar heilsuverkinum lutfalsliga meira enn enn onkrum øðrum tí at har er ein tørvur sum sum sum er øðrvísi kann mann siga enn enn í øðrum ráðum so tað haldi eg er
ja takk kali joholm johansen ger so væl ja
alvtso koronan var ein ordiligur høgri tað var ordiliga oppurkott tað var ein ordiliga blátt eyga á eimum vit tosa um til dømis um viðgerðartrygdina generelt at knappliga sovorð nakar kemur upp og at vit ikki sleppa at senda fólk niður soleiðis sum vit ynsktu at høvdu ynskt at senda niður og sum vit síggja á kontuni til serviðerð uttanlands tað ger tað at umderingarnir fara eitt sindur og vit gera alt fyri at fáa tær upp a so skjótt sum møguligt eg haldi tað gongur óalmindiliga væl at fáa tær uppaftur aftur umdreiningarnar og sum onkur segði í áðni eisini fólkatalið og váksi ár fyri ár fyri ár og tað kostar eisini eyka tú fært nógvar inntøkureyka frá teimum sum sum flyta til men tað er eisini nakrar útreiðslur og og onkur nevndi í jáðni at tað var tvey prosent til dømis um árið hjá kommununum ha tað vil siga at tað mást eisini leggja upp fyri at fólkatalið er ikki stantom fólkatalið stendur ikki stað tað er fólkavøkstur og tað er at fegnast um
ja takk jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri frú forkvina nú nevndi landstýrismaðurin at vit hava givið nógv til til sjúkrahúsverkið og tað haldi eg vit eru verið tað var eitt av okara hjartamálum tað var at vit skuldu lyfta sjúkrahúsverkið longur upp millum annað ið viðgerðartrygd eisini upp á tað at vit í tann hátt við at viðgera áðrenn kanska kunnu fyribyrgja meira enn vit bíða eftir at skaðin er hendur kann landstýrismaðurin fortelja eitt sindur hvat kemur at henda til dømis í í í ár og næsta ár akkurát innan fyri viðgerðartygdina
takk fyri ja takk kailioholm johannesen ger so væl
tað tað er tað er øgiliga ringt at at at siga akkurát hetta kemur at henda til hatta kemur hetta tað er altein upp á hvussu nógv vistu vit klára líka væl at raðfesta so síggi eg fyri mær til dømis at tað innan fyri øki sum eitur krabbamein at vit kunnu seta nokk av pengum av at vit simpultent koyra eina viðgerðartrygd inn fyri alt sum eitur allar diagnosir í krabbameinsætlan tað vil hava eitt eitt pakkaforlop í føroyum akkurát sum tú hevur tað niðri og tað trúgvi eg hevði verið eitt ordiliga gott tí at tað eru nógv fólk sum bleiva rakt av tí a til dømis neorologiska ampulatorium tað koma koma skjótt frá mat eg fari frá einum ár niður á tríggjar mánaðir nú ha tað er ein góð søga til dømis adid eg fari frá fýra árum nú niðurá eg min iski hvat tað er eini átjan mánað ela hvat er men tað veksur aftur visti tú ikki fært sernám vist túikki fært kommunur altso vit eru avhangu av hvørjum øðrum alla tíðina og tað er ikki tað annaleiðis enn eisini seinasta samgongan fyrr endi landsstýriskvinnan segði eisini sirur stenberg at at at vit mugu lifta í felag tí at tkki bara tær alt alt fer inn á eitt og so havi tað eisini sálarfrílishjálpina sum vit hava setta í gongd tað vil siga at her eru fleiri ting sum eru jalig sum hyggja fmsum man kann hyggja fram ímóti takk fyri frú forkvinna
ja takk so er tað edva jacobsen sum hevur orðið
takk fyri frú forkvinna nú hava vit longu havt eitt suman sigar eitt gott kjak rundan um hetta her við við fíggjarkarmum og sjálvandi mann mann hugsar um nógvav tí sum verður sagt og har var millum annað og tá vit hava kanska verið skurdar at hava brúkt í meira lagi av pengum so so varð innan fyri íløgur var tað sjálvandi ein ein stór upphædd sum fer til fyri at fáa okkara sjúkrahúsverk liðugt okkara nýggja bygning glidnan og samanbundnan og og tað verar ein salkinskjóða tá hann verður liðugur men men hann er verulegt eitt eitt soykt trekk eitt annað sum vit eisini settu okkum fyri tá ið vit komu til tað var at at geva eitt eitt eyka litt til sjúkrahúsverkið nú landstýrismaðurin í heilsumanrim akkurát verðir uppi men eg fegnist um nógv av teimum tingunum sum sum sum eisini eru á tí økinum nú tosaði bjarn hammer ein annan dagin um at síðan hendan samgongan kom til var einki at síggja aftur suðuri har eri eg púra ósamd øllum førum innan fyri tá mann kemur inn á sjúkra húsvøki sat akkurát og las í áðni at ein spildurnýggj reinka er tikin í brúk í gjár og tað haldi er fantastiskt soleiðis at at suðuroyingar kundu fáa møguleikar fyri at fáa fáa gjørt tað inni á suðuroya sjúka og staðin fyria fara til havnar í reinkuna tí tað var nógv sum tað gamla ikki kundi og í síðsta ár tá bleiv ein ein spildrnýggi skannari tikin brúk og tað eru eini fýra hundrað og níggjuoghálvfjerðs fýrs fólk sum hava kunnað kunnað tikið sín skannaramyndir í suðuroy í staðin fyri at skula til landssjúkrahúsið til ta uppgávuna eitt annað sum eisini á suðuroya sjúkrahúsi tað er at tað eru at tað eru nøkur hold sum verður sett til endurvenjing eitt innanfyri parcinshonn og og tað hava tey verið sera glað fyri havi tosað við onkran sum hevur verið við til tað at mann kann fara tvær vikur suður og fáa endurvenjing og tað er sett á skinnara og sett í gongd og tað haldið er fantastiskt og nakað luknandi a bæði gjørt á landssjúkrahúsinum og klaksvíkarsjúkrahúsið hvat man við at menna innan fyri nakrar innan fyri nakrar sjúkur eitt sum siristenberg var inni á sum eg hugsaði í áðni tað var tað at eg haldi hon siteraði nakað sum mamman plagdu at siga at tað er ikki annað upp á hvat mann tjenar men hvat mann brúkar og tað kann vera gott íð sær sjálvum men tá fekk eg egkanst ikki lata vera við at hugsa um at tað er sera trupult at brúka nakað tá ið inntøkan manglar tað er hin síðan av sakini eg veit rættiliga nógv fólk sum bara millum annað mann sigur ofta tað er tað vanliga húsarhald sum sigur tað men eg veit eisini út frá tí vanliga lívinum at tá ið inntøkan manglar so er heldur ikki nógv at brúka av ja tað er tí tað síðsta so
for nógvur gangur í salinum royna at teska ja eg skuldi ikki leggja afsa rana lagg afturat men eg kom ot hugsa um at tæra túr sirur stenberg segði í áðni nú legði dent á tað kemur eitt mál seinni um at at minka ríkisveitingina í í eini seks sjey hundrað milliónir í einanferð seks ár men eg skal ikki taka orðatakið upp aftur sum eg segði í gjár men eg haldi bara tað at tá ið mann tekur burtur av inntøkunum so er tað sum sigur stenberg var inni á tá eg minni at brúka av visti man minkar inntøkurnar so tað er ikki so eins týðigt at rokna við at mann fær tað sama tænasturna fyri minni pengar og ein krónu er ein króna tekur tú hundrað milliónir vekk har um árið so skuldu tær leggjast á onkran annan borgara gentin verðurtað vinnan illa verður tað tann vanligir borgarin sum skal betala meir skatt visti tað man vil visti tað man heldur vera gott ja so ger mann tað men vit eru í einari í einum felagsskap vit hava eitt felags mál og tað gevur okkum nakrar øgiliga góðar tænastur sum vit kanska ikki kunnu fáa annars so at man kan ikki bara siga at tað er mann kann bara brúka sum tað orðatakið bleiv sagt tí at tað er sera trupult at brúka tá mann ikki hevur inntøkur at brúka av tað er hin síðan og eg haldi at hon er eisini týdningarmikið at hava við tað er eitt eitt øgiliga gott sinari at at hava tað at tað kemur ikki annað upp á hvat mann tjenar men tað keimur annað upp ákka at mann brúkar tað gongur bara til vist stendur tú har og brúk fyri almennm tænastum so nyktar ikki at siga tú fært tær óansæð hvat inntøkan er tí so væl spælir klavera ikki so tað haldi eg eri eisini ein eini eina alvorligheit at taka við tá ið mann fer at skerja inntøkur entun skulu onnur hava eina eina inntøku tikna frá sær illa skal tænastan minkast hjá onkrum borgari takk fyri frú forkvinna ja takk har var ein viðmerking sirur stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður eingin hevur sagt at mann bara skal brúka pengar tað hevur eingi sagt okur hava funniðst at at mann ikki klárar at seta eitt sindur til síðus tú verður heldur hin vegin ø og at vissu inntøkan manglar tað eru tiknar nógv færligu inntøkur inn í hesum samgonguskeiðnum enntað vórðu undanfarna men edva jacobsen hevur tað opinvart bara gott vist inntøkurnar eru danskar visti tær eru tiknar inn sum teir eiga fyri at brúka foxis ong so er tað so má mann slektikki tað og tá ið mann allars hevur tikið inntøkur inn sum hann gjørdi tá ið hendan samgongan sæt seinast við forskattingina av pensjónum tey gamal a alt út í flatskatti so tað tá snakkaði man ikki um almenna tænastur til nakað annað so tað handlar um raðfesting hvat mann vil men bara pengarnir danskir so tað góðu tretivu
ja takk edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg haldi ikki at tjóðveldið ræðist danskar pengar teir sótu fýra ár og tóku seks hundrað og einogfjørt milliónir gleðiliga niðri frá danmarka av øll árini og og tað sum teir fingu inn frá danmark av var meir enn ella yvirskot tað samlaða yvirskotið var minni enn alt tað sum kom úr danmark so tað var ikki á egna megimátt at tjóðveldið fekk sínar pengar í landskassan tað tóku so gleðiliga móti donskum pengum okkurt fór sín búskapargrund at venda tað kann gott verða men tag statvekk pengar og tað talt uppí yvirskotið tað má sigur stenberg ikki gloyma eg sigði bara tað at tá mann tosa hum ver vanligt húsahald tá ið pengar ikki komu inn tá ið annar makin mist arbeiði so kanst tú ikki tað sama sigur stenberg mann kann ikki tað saman við einari inntøku sum við tveimum men fyri tjóðveldið so er tað luft og kerligheit men tað heldur bara ikki altíð takk fyri frú forkvina
ja takk so er tað keiliu holm johannesen landsstýrismaður ger so
ja takkfyrihra formaður heitt sum tá iðvit tá mann tosar um viðgerðartrygd til dømis eitt sum vit skuldu hugsa øgiliga nógv um at fokus á tað er at fara heilt niður í niður í framleiðsluna viðvíkjandi skanning bæði emmersskanning og setiskanning at vit gjørdu tað tá at vit fóru frá ikki bara skanna tríggjar dagar um vikuna vit fóru upp á skanna fimm dagar um vikuna g sosíðani fer mann upp atat hava kvøldið hava teir opnar um kvøldið eisini fyri at fáa fleiri fólk ígjøgnum alla tíðina tí at tað er nógvr tað er nógvir tað er nógvir liður í framleiðsluni sum kann steðga at mann skal mann skal bíða óneyðuga leingi og nú er eisini skannarin komin í suðuri har eru nakrar nakrar viðurskiftir so at nú kanst tú eisini fáa ta tænastuna har ha men men eg haldi eg skal bara gera klárt at vit mugu fara og hugsa um eini at fáa nakrar nýggjar tveir nýggjar skannarar nú eg haldi eg má koma at biðja um tað nú nakað skjótt eg haldi teir eru eitt sindur útkoyrdir nú afso átta tíggjar gamlir tað tað teir plga tað r tað tð plaga at at vara og tí trúgvi at tað er viktigt at vit innan fyri eitt ár ella eg komu við einan fyrieitt ár og og sigi at hvat mann tørvurin er fyri at hava tað optu deyta alla tíðina tí at eg veit at allir trýogtretivu løgtingslimir vilja hava góðar so tað nýggjastu skannararner alla tíðina so tað hev hevur stóran týdning men men eg skal ikki blanda upp í at har við donskum pengum mentað sum edva edvar jacobsen segði at at tað er øll hava nokk verið líka ófør at súgva og onkur eropar harðarenn annar haldi eg sum sum hon segði takk fyri frú forkvinna
ja takk so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í málinum
ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum uppskot til samtyktar um játtanarkarmarnar á fígginarlógini næstaárher er einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú soleiðis í málini soleiðis sum túð havar lagt fram ger so vælavit eru liðug at atkvøða tað eru sekstan atkvøður fyri trettan ímóti og eingin er blonk sostatt er hetta uppskot til samtyktar samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og átta tað er onnur viðgerð uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygning til sjóvinnisstýrið hvør biður um orðið tað er formaðurin í fíggjarnevndini magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja harra formaður tað er uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygning til sjóvinnsstýrið og eg fari at lesa álitið upp sum er frá einari samdarunevnd álit í løgtingsmáli nummar hundrað og átta frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygdin til sjóvinsstýrið landstýrismaðurin í umhvørvis og vinnumálum helgi abramsen hevur lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimtanda nítjanda og trýogtjúgunda apríl í tvey túsund og undir viðgerðini hevur nevndina á fund við landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum helga abramsen saman við landsverkið og sjóvinnusstýrinum

er at fáa til vega nýggjar materiella lógarheimild samsvarandi játtanarskipan landsins til at halda byggiútreiðslur í sambandi við bygging av nýggjum umsitingarbygningi til sjóvinnustýrið upp á seksogtjúgu komma tríggjar milliónir krónur og harvið fáa hølusviðurskiftini hjá sjóvinnustýrinum í fastar karmar ætlanin er at byggja ein bygning upp á slakar átta hundrað fermetrar bygningurin verður bygdur á matrikkulnummar trý hundrað og nítjan a í vága kommunu grundøkið er eitt túsund fýra hundrað og fýrs fermetrar til støddar verkætlanin hevur verið útboð sum heildarinterprisa tað er at tann sum vinnur útboðið teknar prosjekterar og byggir landsverk hevur í samstarv við ýri gjørt byggiskránna tilboðini koma inn til landsverks síðst í mars í tvey túsund og einogtjúgu í útbjóðingartilfarinum var byggikostnaðurin fyri bygningin mettur til tjúgu milliónir krónur og afturat hesum vóru roknaðir góðar seks milliónir til ymiskar meirútreiðslur tilboðið sum á bestan hátt leyk treytirnar ið vórðu settar í útbúgvingartilfarinum er á trýogtjúgu komma átta milliónir krónur við støði í kostnaðin í tilboðnum á trýogtjúgu milliónum sjey hundrað og níggjuoghálvfjerðs seks hundrað og einoghálvtrýss

umframt samsýning til tilboðsgevarar nakrar útreiðslur sum eru í teimum seks milliónunum seks komma fimm milliónunum eru goldnar í tvey túsund og átjan seksoghálvtrýss túsund og fimmhundrað krónur og í tvey túsund og nítjan trý hundrað og trýoghálvfems ella trý hundrað og fýraoghálvfemssis krónur hesar útreiðslur skulu dragast frá karminum í verklagslógini og úr samlaði fíggingartørvurin á tretivu komma tvær milliónir krónur frádrigið tær fýra hundrað og hálvtrýss komma fýra sum gevur altso níggjuogtjúgu komma átta milliónir krónur í rund um tølum hevur landsstýrismaðurin tí biðið nevndina um at karmurin í grein eitt stykki tvey hækkar við trimum komma sjey úr seksogtjúgu komma trimum milliónum krónum upp í tretivu milliónum krónur hesin tekur nevndin undir við og setir fram tí soljóðandi broytingaruppskot av seksogtjúgu komma trý verður broytt til tretivu milliónir í grein eitt stykki tvey nevndin fegnast um at málið nú er komið har til at landsstýrismaðurin fær ta materiellu heimildina til at halda byggiútreiðslurnar í samband við byggingina av nýggjum umsitingarbygningi til sjóvinsstýrið ein bygningur sum stórur tørvur er á at fáa bygdan ein samd nevnd tekur undir við hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg kann leggja afturat at hetta hevur verið eitt mál sum hevur verið

ferð og tað var ein verklagslóg við einari munandi lægri upphædd og so hetta hevur verið mann kann siga ein tilgongd og nú er mann komin her til at fáa ta materiellu heimildina pengar eru settar av á langtíðarløgætlanini men vissu ag kann rokna rætt so bleiv tað í minna lagi tí nú er hetta nakað tá ið uppskotið kom niðan í tingið tá segði eg millum annað at eg helt at mann skuldi bíðað til at tilboðini vóru komin inn og mann hevði forhandlað soleiðin at mann kom við tí nágreiniliga talinum beinanvegin tað bleiv so ikki men vit viðgjørdu so ikki málið í fíggjarnevndini fyrr enn allir neyðugur upplýsingar varðu komnir á borðið og so fingu vit tey nágreiniligu tølini vit hava havt mansigur sjóvinnstýrið inni saman og landsverk saman við landsstýrismanninum og fingið upplýst hetta málið haldi eg rættiliga væl tey sum hava hugt so sær út til at vera ein spennandi bygningur og eisini skuldi verið framtíðartryggjaður tið verðuð sett eitt sindur av fokus á hesar her milliónirnar sum eru umframt tað sum eitur handverkarútreiðslur hvat er tað fyri nakað og eg tigi iski nokk so nógv og sovíðari men vit hava so fingið eina frágreiðing um hvat liggur í hesum her tað liggur ikki sum eitt eitt eitt alment skjal tí at so so sær onkurta í samband við byggjaríið sum tað kanska ikki so heppið tí so sær mann hvat ið byggiharurin hevur at arbeiða við ella líkasum kanska slakka við ella ella hvat tað skal vera men eg kann nevna at tað handlar um til dømis samsýning til tilboðsgevarar tey sum hava givið tilboð hava teknað og prosjekterað ávegis og so ikki vunnuð tey fáa eina samsýning fyri tað tað er jú púra vanlig mannagongd akenni eg eisini til frá kommununi tað er eisini soleiðsinar at tað er lønari prísvøkstur tað er heldur ikki óvanligt og sjálvt um mann nú er tað nevnt haldi tað bleiv nevnt undir fyfyrstu viðgerð hetta her kanska ein e lítið sindur øðrvísi máti at bjóða út uppá enn vit ofta gera í í tí almenna ofta er tað tað sum mann kallar fyri kanska fagenteprisa men her er tað ein heildar veiting og tað betýðir tað betíðir at landsverk hevur bara ein at forhandla við og tað er tann sum hevur fingið tilboði tað er ein máti at gera tð uppá og tað er altíð nógvar meiningar um hvussu mann skal bjóða út men tað er so valt í hesum tað er sjálvt um um tað er pp á tann mátan so skal mann jú eisini hava eftirlit og so hevur mann altíð eina pulju til dømis við meir veitingum og so kann mann spyrja hvat er ein meir veiting ein meirveiting kann vera eitt dømi av vissu mann hevu roknað út av tá gólv er altso fjøruti fermetrar nú er fimmogfjøruti og tilboði er upp á fjøruti fermetrar av einm laløn til etta gólvi so er tað ein meir veiting ein eyka veiting tað er ikki óvanligt at í einari byggiprosess so so kann tað vera í tíman byggir tat mann sigur tað hevði nú verið skilagott kanska fingið eitt á vindeygar ella vindeygað lítsindur størri ella hvat tað skuldi verið tað er altso ein meirveit eg haldi at vit hava fingið hetta málið rímiliga væl upplýst og vit seinast t í næstan sum við landssjúkrahúsinum vit fegnast um at vit eru komin har til at hetta kann setast í gongd tí hetta hevur ver sanniliga verið drúkt tað hevur leigumáli her og har og tað hevur verið í vágum og tað hevur verið í havn men nú hev hevur so landsstýrismaðurin mæl at merkja s at hetta verður samtykt sum vónandi hevur ta materiellu heimildina og hann hevur eisini pengar tað eru pengar á fíggjarlógini fyri einogtjúgu til at seta gongd á hetta málið takk fyri
ja so eru tað viðmerkingar rósa samuelsen takk fyri at fara mær
r ja tað er einki ivast í hetti vera ein rættiligan tungu burður hatta tikið nógv ár at fáa at koma komið so langt tað vit fáa staðfest at bygningurin skal bliverandi og altso so at spyrja magnus rasmussen um hetta er eini framtíðartrygging tað ber tað til at gera útbyggingar soleiðis við tað skal til og so er tað líka tað at vit hava fingið nógva upplýsingar løgtingslimir sum kanska seta sindu spurtmanstekin við um akkurát tð etaðher tað rætta um margnus rasmussen kann líka nevna tað la ítsindi
magnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja vit hava fingið upplýst at tðtað er mann sigur mann mannhevr hugt eitt sindur inn í framtíðin eisini so at hann er framtíðar tryggjaður og vit sum løgtingslimir vit fáa nokk av og á kanska onkrar teldupostar við onkrum sum sum fólk hava upp á hjartað og akkurát í hesum førinum hava nokk kanska allir løgtingslimir fingi men eg haldi at tað er meira kanska landsstýrismaðurin sum má tryggja sær at alt er sum tað skal vera og ikki hvør einstakur løgtingslimur men men tað er viktigt at landsstýrismaðurin fær tær innformatiónirnar eisini soleiðisnar at hann kann svara fyri teimum avgerðum sum hann hevur tikið tað haldi eger týdningarmikið tað ivist onga løtu í at hann ger takk fyri
kristian andreasen
ja takfyri hara formaður eg haldi eisini so tað beiv bleiv sum tað bleiv sagt herbeint at tað er øgilga týdningarmikið at løgtingið ikki játtar nakað endaligt fyrr en mann hevur einafyri byggisáttmálin liggur á borðinum um at veika kostnaðirn hiður tað hald g eit øgiliga viktigtprinsippi at mann ikki í løgtinginum bara játtar ennapá eittprosjekt og so letur seg taka og skal fylgja við og og noyðast verða verða tringar til at at geva meir játtanir sovíðari tá eð tal koma durkingarí sovíðari nú er prísurin farin frá seks komma trimum millióni upupá tretivulvónu krónur ert vi øtur frágreing uppá til fíggjarnevndina hvat er tað so er tað sm sum gera at kostnaðurin er hægri enn tað sum mettingin ljóðaði ppá veit rasmusen vakse nakað siga um tað
magnus rasmussen
takk fyri at koma.vistir tað var eitt detailprojekt so er
gjr tað lættari at geva ella tað er lættari kanska at meta um frá einum byggiharra hvat ið kostnaðurin verður hetta er eins heildararbeiðstøka har ið tit sita og og og tekna og prosjektera og rokna út sjálvir og metingin eg haldi tað stóð eg veitikki umtaðikki stó ein lestligur meting var hesar her seksogjúgu komma tríggjar ha eg haldi ikki tað e ikki feil so visti mann sigur so er tað ikki so ræðulig við síðuna av men men tað er nakað við síðuna av eg eg trúgvi tað er meira mátin sum mann hevur bjóðað bjóða út uppá og so hetta við at vit ikki játtað fyrren vit vita endaligu tað endaliga tølini ogog til dømis íð fíggjarnevndini vit vit tóku hetta málið slettiski til viðgerðar fyrr enn landsstýrismaðurin hevði tey endaligu tølini og eg vil siga at visti hn iki koma við teimum endaligu tølunum so so kann mann bara forstilla sær hvat so hevði hent við uppskotinum so tað er neyðugt og tað tað signalið mugu vit senda greitt út og eisini haldi eg at mann alt ov ofta visiman hyggur aftureftir so hevur mann kanska játtað og og kanska skorið av og so kemur tað bara upp á aftur at vit nú prøva nakrar ferðir nú havi eg játtað nakrar ferðirna til okkurt lat okkum e síggja um tað ikki fer at halda ein var inni í fíggjarnevndin segði tað at sum ein milfingu regla at visti mann fór inn og skara í eitt prosjekt áðrenn mann byrjaði so skuld mann bara ganga upphæddina við tvey so var tað á góðari leið tá ið tað var liðugt tað haldi egvt skuldu sa um l
ja takk fyri formaður ja tað tað havi verið í ivamál í sambandi við leistin sum sumhendan byggiverkætlanin er skorin eftir og sjálvandi hava vit fingið í fíggjarnevndini fingið lýst málið væl betri enn tað var til fyrstu viðgerð og tað er gott og gleðiligt og eg eg vil bara siga tað at at eg r glaður fyri at tjóðveldið er gjárt sítt til at vera partur av semjuni og at vit harvið eisini endaliga fáa fáa lagt hetta málið afturum og og gleðast um at at hendan funktiónin kemur at verða væl staðsett í vágunum
magnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja takk fyri viðmerkingina pollarenatigur víða og tað eri júst soleiðisnar at at eg haldi at vit vit í fíggjarnevndini fingu eina eina góða og gjøtliga gjøgnumgongd av hesum her sum vit ikki høvdu møguleikar til áðrenn tí at málið var ikki nóg væl lýst tá i tað komi niðan í tingið so vit kunnu siga tað at vit kanska tað tað burdi tað átti alt tað at verið áðrenn men nú havi eg so gjørt í nevndini og nú er tað so her í í løgtinginum og tað gleðast vit um soleiðisnar at nú hetta kann blívast til veruleikin takk fyri
ja takk so er tað jóhannes joensen sum fær orðið ger so væl
takky hara formaður ja hetta er eitt uppskot sum sum eg havi spurt leingi eftir ella sum eg havi havt roynt at fingið á breddanum fleiri ferð og eg bara takka landstýrismannin fyri at hann hevur fingið hetta fyrá hondini og nú komið so langt at nú kann mann farað í gongd við at byggja ein bygning sum mann hevði eg staðsett í vágum í tvey túsund og tvey fyri nítjan árum síðani og nýtslan er nú hevur mann fingið bygt ein bygning sum vónandi verður ein ein ein prýlig sjón fyri fyri vágoynna og fyri føroyar tað sum er týdningarmikið eisini tað er tað at tey tjúgu starvsfólki sum starvast á sjóvnsstýrinum tey verða kanska fleiri í framtíðini mann veit ikki hvat funktiónir koma har at tey fáa góð og rúmlig kor tey hava verið við í tilgongdini tað vóni egí øllum førum tað rokni eg við og tí blívur tað kanska tann besta loysnin og eisini ein loysn sum tey ynskja eg hugsi tretivu milliónir tað visti mann til fyrstu viðgerð at tær seksogtúgu miliónirnar kanska fóru ikkiat strekgja til eg haldi tretivu milliónir er heldur ikki so galið fyri ein bygding sum er á hesi støddini átta hundrað fermetrar og rættiliga kann byggjast út up á nógvar mátar ella kann víðkast eisini og á grundøki er fjúrtan hundrað og fýrs fermetrar so tað eru rættiliga stórt allíkavæl eg tá i eg hugsi um kann mann snakka umat tað verður lagt uttan fyri miðstaðarøki so er tað nemliga sovorðnir bygningar sum kunnu liggja eitt sindur frá miðstaðarøkinum tað er hálvur tími at koyra afturogfram eg koyri hvønn dag og eg skal heilski siga at tað er ikki so trupult tað liggur væl eitt senutralt stað og tað skuldi verið lætt hjá øllum at koma í føroyum til bygningina frá bygninginum tá tey hava tørv á tað er líka suðuoyingar kanska og tay út eyggju sum hava avbjóðingar enn men tá tað verður koyrandi har so verður tað lætt atkomuligt hjá øllum so tað kundi ikki lagað eitt beturi stað eg hugsi eg veit ikki um mann skal siga tað at nakar serligir opn eg haldi øll hava áprnarfyri at tað liggur hert ha liggur tað eru fleiri landsstýri sum hava verið frámat og hava roynt at fingið tað til at fungera tað verður í ymiskir fót onglar á vegnum men tá mann so kemur til stykkis at mann hevur fingið hesa lógina at samtykta um mann fer í gongd í at byggja so vil eg bara spyrja landsýrismannin nær mann fer í gongd og nær man væntaðurat verða liðugur at byggja eg havi hoyrt tvey túsund og trýogtjúgu tvey túsund og tveyogtjúgu eg rokni við innan fyri eitt ár so eigur mann at kunna nøkulunda at vita at bygningurin stendur har so eg ætlaði at vita frá landsýrsmannum um nær byggingin fer í gongd og nær bygningurin stendur klárur aft aka nýtslu takk fyri tit hetta er ein gleðiligur dagur fyri okkum í vágum

ja takkfyrhara formaður tað er eingin ivi um hetta er hetta er gleðiligt at hett er komin so mikið langt at tað kann farast í gongd og tað hevur eisini verið eingin ivi kanska eitt av teimum hjartamálunum og kanska eit av teimum flugubeinunum sum verða sett hjá jóannes joensen í hesum málunum so tað er sum áhaldandi hevur koyrt og spurt landstýrismannum um at fáa gongd á hatta her hetta arbeiðið sum sum byrja nú so takk fyri harra formaður
johannes joensen
ja og mann skalhelt ikki gloyma hvussu gott tað verður hjá teimum starvsfólkum sum koma at starvast á hann stovnum tí tey hava ferðast runt á ymiskum stovnum í føroyum og hava ikki havt nøktandi kor so nú í øllum førum fáa tey optimal kor arbeiða undir og tað má mann eisini gleðast um so hetta er serliga til tey sum arbeiða á stovnum at er gleðiligt at tey fáa góð høl og góð viðurskifti
eðani so er tað helgi abramsen sum fær orðið ger so væl
jag harra formaður ú skal ikkieg siga nógv um hetta her tí at hetta er nokk eitt mál sum vit broyti undirtøku í løgtinginum so so at tað er nokk ikki nakavð at siga um tað men nú spyrji johanes joensen nær arbeiðir fyri gongd og ætlanin er hatta fyri gongd beinanvegin og viðvíkjandi spurninginum um um um møguleikar fyri a innrætta tað var jún partur av av av útbjóðingartilfarinum at tað skal hara møguleik a inninnrætta fleiri skrivstovur um tað skal vera som mann kann hava fleiri bygningar ella fleiri funktiónir inni so tað er nokk tað stuttligt at siga um hatta her nú var tað so at tað var ivamál hvussu mann skuldi farað fram við hesum málinum um mann skuldi koyra tað niðan áðrenn mann fingið tilboðini inn ella um mann bíðaði og tað var so tveir møguleikar og onkur mátti annað var tað rætta onkur máti hitta tað rætta men í øllum førum altso vit fóru niðan við eina meting ev kostnaðinum og so bíðaði eg sum magnus rasmussen segði tað at so bíðaði viðgerðina í fíggjarnevndini til t tey høvdu fingið tað til høvdu fingið tað endaliga talið so so tað eru so nú fáa ittan bygding fyri umleið tretivu miliónir og sum eg vóni og vænti at vera góður bygningur takk fyri
takk tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er sum tað er nevnt eitt broytingaruppskot í álitinum tað er frá einum samdari nevnd so vit atkvøða fyrst um broytingaruppskot tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er ykt ella broytingaruppskoti samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broytt vit atkvøða núeg haldi ein er eftir at atkvøðaja so eri vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit halda fram í skránni hjáð okkum í dag og koma nú til punkt sjey tað er onnur viðger av løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at einans føroyafólk og løgtingið at hava avgerðarrætt um hernaðartrygdarmál í føroyum hvør biður um orðið tað verður fyrsti formaður í uttanlandsnevndun sum fær orðið billjustinussenger so væl
ja takk fyrihar formaður ja tað er uppskot til samtyktar um at einans føroyafólk og løgtingið hava avgerðarrættin um hernaðar og trygdarmál í føroyum og tað er høgni hoydal siristenberg bjørt samuelsen khristinahafoss beintadøgu jacobsen og hervør posdóttir tingmenn hava lagt málið fram tjúgunda januar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tan seytjanda februar er tað beint uttanlandsnevndini ja tað stendur her nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fýraogtjúgunda mars sjenda og fjúrtanda apríl íár og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við sámal trón finson johansen herlof sigalsson hans andreas salvará ádd mar crusi vørn m r c c landsstýrismann í fiskivinnumálum landsstýrismann í uttanríkismentamálum og løgmann og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar meirilutin tað er brandur sandoy frimund rasmussen annika olsen jaspur langaard og eg vit halda ikki at ein løgtings samtykt um at boða donsku stjórnini og altjóða samfelagnum frá at einans føroya fólk og løgtingi kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernaðarmálum og trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmið kann broyta ríkisrættarligu støðuna í verju trygdarmálum skulu ríkisrættarligu viðurskiftini broytast hesum øki má heimastýrislógin broytast slík stig skulu kannast og fyrireikast væl av tí at hetta ikki er ein partur av núverandi samgongusamstarvi tekur meirilutin ikki undir við uppskotinum og vit mæla so løgtinginum frá at samtykkja uppskotið so eru tað eisini tveir minnilutar sum hava sínar egnu viðmerkingar og gangi út frá tey lesa tað upp annars sokann eg siga um hetta málið at tað hevur verið eini sera áhugaverdnevndarviðgerð ikki minst tí at hetta málið hevur verið í nevndini samstundis sum vit eisini hava havt ráðførslur um um radaran og tað hevur avgjørt tænt málinum væl at at hetta málið eisini hevur verið í nevndini samstundis vit hava fingið høvi til at havt innkallingar og spurt um viðurskifti sum sum viðvíkja hesum málinum men sum eisini koma hinum málunum til góðar um eg so kann siga og tað er nokk so forkunnigt tí vanliga tá ið uttanandsnevndin hevur ráðførslur og viðgerð mál ráðførslumál so hevur mann ikki møguleikar fyri at gera innkallingar man e ikki møguleikar til at spyrja onnur um hvat tey haldau hvussu tey síggja upp á slík mál tí tey eru altíð trúnaði men í hesum førinum so hava vit havt tann forrætt kunnu vit siga vit hava fingið vitan til vega sum hevu hjálpt okkum eisini í at viðgjørt málið um radaranum tað hevur verið ógvuliga gagnligt og eg má eisini siga teimum til rós sum hava verið inni í nevndini attað hevur enn einaferð fyri mær prógvað hvussu nógv fólk í føroyum sita inni við við nógvari vitan og við hollar vitan og sum eru sum duga so ótrúliga væl sítt fak og sum eg hava høgar útbúgvingar og eru væl ílatin til tey størvsum tey sita í so tað hevr verið ein sonnfragt haldi eg í sambandi við hetta málið at tosað og spurt hesi hesi ymisku fólkini sum hava veriðinni í nevndini og tað fegnist eg um takk fyri harra formaður
ja pálla reynatúgvu fær eina viðmerking
ja takk fyri formaðurin at tað er nokk so áverkt akkurát her sum wilerosinurserinni á at at at hann soleiðis um eg hoyri hann tosa so sigur hann at nú fær mann málið nógv betri upplýst upp á henda mátan tá ið mann í veruleikanum fær viðgjørt eatta eitt annað mál sum sum ikki beinleiðis hevur vi tað at gera sum blívur partur av einum av einum trúnaðarmáli og tað fær meg at hugsa um hvussu samgongan sær fyrisaman avgreiðir spurningin umhernaaraddaran tí løgtingið hevur møguleikan fyri at hava fundir fyri attrlatnum hurðum tekur biliosinussen undir við at at alt tingið fær møguleika fyri at taka støðu illa hellir hann til tað at at tað verður eitt eitt kjatt millum millumuttanlandsnevndina og landsstýrið takk fyri
takk fyri biljustinussen ger so væl
ja eg havi ta greiða fatan at tá ið ið okkara stýrisskipan er gjørd sum hann er gjørd sumur nan eisini gjørd við fyrimynd aðrastaðni frá og tá hevur mann mett at mann skal halda seg til tær reglur sum vanliga galda í í viðurskiftum millum lond og at mann sum land dugir at hontera tað at mann mann lutar upplýsingar sum skulu vera í trúnaði sum hava við trygd og og verju at gera og tað hondverkið mugu vit eisini vísa fyri teimum sum sum koma uttanífrá at vit duga og tí hava vit sett upp eina stýrisskipan sum hevur tað innbygt at tað er ein uttanlandsnevnd sum vegna løgtingið viðger trúnaðarmál og tí haldi at tað er eitt sindur problematiskt at fara í løgtingi við slíkum málum eg veit ikki um tað eitt problem fyri okkum men tað kann vera eiftir eitt problem fyri tey sum vit skulu forhandla við og tað kann gera tað at vit í framtíðini møguliga ikki fáa fatur í teimum upplýsingum sum eru lýst neyðugar fyri at vit kunnu verða væl upplýst tey sum skulu taka avgerðir so tað eru nakrar balansir sum mugu haldast takk fyriakk
fyri síðan verður tað hervør polsdóttir sum fær orðið ger so væl
ja eg skal lesa álitið minnilutalutaálitið frá mær sjálvari upp tað ljóðar soleiðis minnilutin hervur possóttir hevur hesar viðmerkingar hetta uppskotið sum snýr seg um at staðfesta at tað sjálvsagt bert eru løgtingið og føroya fólk sum skulu gera av hvat kann hvat kann gerast hernáarliga í føroyum og hvat okkara landsjógvir og loftirin verða brúkt til tá ødu vit veruliga vænta forblot samtykt tað er gjøgnum tíðina í løgtinginum gjørdar nógvar hernaarliar hernaðar samtyktir av løgtinginum og sum eisini ver lagdar fram av andstøðupolitikarin og so víðari so tað trúðu vit at mann kundi standa samanum her á løgtingi vit vita at ígjøgnum seinastu øldina hava føroyar verið nýttar sum ein finna í hernaðarpolitiskum talvi har onnur hava tikið sær rættin til at taka avgerð í okkara landi okkara sjógvi og okkara loftrúmi og hava fingið stórar fíggjarligar og nkispolitiskar fyrimunur av hesum søgan endurtók seg í hernaðrarmálum eftir seinna heimsbardaga uttan at spyrja føroyingar eftir so lýsti danmark natosáttmálan at galda fyri føroyar og so varð handilin gjørdur um at seta hernaraútgerð upp á sátnfelli danmark slapp undan at gjalda sín part til natu afturfyri síðan eg staðfest í ritgerðini hjá bent jensen professara sum landsstýrið bað um í tvey túsund at føroyar vóru t eitt tað fyrsta bumbumálið í einum møguligum heimsbardaga danmark var ikki bumbumál tí har var eingin útgerð ið varð ið verður mett sum ein strategisk hóttan í einari møguligari krígsstøðu sambært tøluni frá føroya landsstýri so vóru føroyar aftur ein uttanríkispolitisk hervnaðarlið og fíggjarpolitisk handilsvøra bara í árunum frá nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs til nítjan hundrað o níggjuogfýrs sum tøl finnast fyri men tað er ein talvi sum ikki slapp at hava við í álitinum har er tíðin frá sekstanárunum og byrjarinar sjeytaáranum ikki tikin við tí ilt er at finna tølini hevur danmark vunnið sær bæði stórar fíggjarpolitiskar og uttanrikispolitiskar fyrimunir við at brúka føroyar og føroya fólk sum handilsvøru og hernamálum kortini ætlar danska stjórnun og eftir øllum døma eisini at meiriluti í løgtinginum at endurtaka hesa søgu nú enntá opið har hóast alt allir flokkar áður hava mótmælt at hetta nú skal henda í tvey túsund og einogtjúgu aftur kann als ikki góðtakast fólkaræðið merkir at tað e fólki í landinum sum eigur avgerðina um tað sum hendir í egnum landi sjógvi í loftrúminum tí skulu avgera hesum slag sjálvandi at eisini takast her í føroyum av føroya fólki og á løgtinginum vit hava prógvað at vit sjálv eiga og megna at røkja okkara áhugamál at taka avgerðir og at gera avtalur um okkara altjóða samstarv vit hava bæði í fiskivinnu og handilssamstarv við okkara grannatjóði og við heimsins stórveldi og av eina sterka samráðingarstøðu føroyar gerast aftur meira og meira áhugaverdar hernaðar og trygdarpolitiskt hjá stórveldum tá vit enn einaferð nú uppliva vaksandi áhuga fyri at føroyar verða nýttar í og trygdarpolitskum átøkum so er tað alneyðugt at løgtingið staðfestir at einans føroya fólk og løgtingið kunnu gera av hvat fer fram og kann hvat kann gerast í hernaðrarmálum og trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmi tí er stundir nú komin til at vit á løgtingi enn einaferð standa saman um at staðfesta at okkara land og fólk ikki aftur skulu brúkast sum amboð hjá øðrum í hernaðar og trygdarmálum men at bert vit sjálvi eiga avgerðirnar og at bert vit sjálvi røkja áhugamálini hjá okkum sjálvum í heiminum føroyar eru tjóð við ómissandi sjálvsaggjarrætti tí skulu vit avgerðir ikki takast yvir høvdið á okkum hetta snýr seg um hvør hevur rætt til at brúka okkara land hvør hevu rætt at gera av hvat fer fram hernarliga í føroyum og hvør kann samráðast um tað her eiga vit øll a vera samd um at at løgtingið er hægsta vald í føroyum og einans feroya fólk og løgtingið kunnu taka avgerðir um hvat fer fram her tí eiga vit eisini at standa saman sum fólk og ein tjóð at staðfesta at einans vit her í føroyum taka hesar avgerðirnar føroyar og føroyingar eru ein stórhavstjóð við vi liggja í miðdeplinum í norðuratlantshavi og sum bæði partur av og portrið til arktiska øki nú hevur tað heimsins stórveldi tjóðir og altjóða fyritøkur aftíð stríði um vald ág ávirkan um okkara leiðir bæði orsakað av tí ríka tilfeingi vit eiga og við tí beinleiðis fyri eyga at stýra og gera av siglingarleiði virksemi infrakervi o búskaparligar møguleikar í norðuratlantshavi í arktis føroyar eru land og føroyingareru tjóð sum hava allan rætt at taka avgerðir sjálvi og at samráðast um okkara egnu støðu og áhugamál okkara áhugamál eru friður og ikki vápnardubbing og hernarardubbing um okkara leiðir tey stig ið verða tikin í løtuni av danmark russlandi nato es osa og kina í arktisk og norðuratlantshøgu kunnu leiga til hernaðar dubbing vit skulu ikki aftur nýta sum statistar í spælinum hjá øðrum har vandarnir fyri trygdini hjá fólki fyri vátnanýtslu bara hava vaksið av teimum avgerðum onnur hava tikið fyri føroyar okkara fremstu áhugarmál er at vit kunu samrøðast við grannar okkara og tey stórveldu i hava áhugamál her eftir okkara egnu virðum og teimum trupulleikunum fyrimunnum ið teir gevur okkum tað má løgtingið standa samanum og halda fast um ogtað hetta má landsstýrið verja og virka fyri á øllum økjum í sínum samskifti við danmark aðrar tjóðar altjóða felagsskapur og altjóða stovnar við hesum viðmerkingunum mælir minnilutin til at samtykkja uppskotið eg ætlað efstr lega afturat nú hava vit snakkað bæði í gjár umuttanrikspolitikk o ella snakkað um radaramálið og tað blívu við at verða sagt at atitað síðsta avgerðin liggur í føroyum en hon liggur hjá føroyskum myndugleikum verður sagt og kringvarpið lso endurgivið at at løgmaður verðir vátta at tað verur tikið á føroyskum myndugleikum og tað merkir løgtingið men eg kundi gott tongt meir at spurt ella fingið løgmann niðan her at vátta at endaliga avgerðin hvørt radarin skal setast upp á sátnfelli skal takast á føroya løgtingi í tingsalinum at fara løgtingi og ikki í uttanlandsnevndini takk fyri harra formaður frú forkvinna
takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá pálli er at renna túgvuger so væl
ja takk fyri eposdóttir fyri einasera fyri eitt sera gott álit og eina góða røðu up fielman jensen fyrrverandi uttanríkisráði í danmark segði tað so væl tá ið hann í stórum stavim í bók sínum segði at danmark spardi milliardiútreiðslur upp á at hava sett bæði grønland og føroyar í veð í mun tilnatovirksemið í grønlandi og í føroyum sjálvandi kunnu vit gera avtalur við onnur um at hava natohjáveru í føroyum vissu vit ynskja tað men tað má vera uppá føroyskar treytir tað má vera vit sum taka ta avgerðina inni her føroya løgtingi takk fyri

jú eri púra samd og eg haldi eisini at tað er tað er skeivt at at siga at hetta er málið um rætarin snýr seg um hvørt mann er partur av nato ella ikki ella um mann er allians við nato ella ikki tað er ikki tað snýr seg um tað snýr seg um hvør hevur avgerðina at hvør skal taka avgerðina um um hvørt rætarin verður settur upp ella ikki um tað er føroya løgting sum er evsta vald í landinum umboðandi føroya fólk ella um tað er um boðini koma niðri frá og so ger landsstýrina eina semju við tey men tað er eingin ivi um at føroya løgting er evsta vald í føroyum og tí tað sjálvandi føroya løgting skal taka avgerðina hvørt ein náturátari fer upp á sáttfølli
takk fyri so er tað henrik ó
ja frú forkvinna allar mína upphøsturin havi eg setta úr vindegnum niðan á eina hernaðastøð eina lorðan støð sum varð brúkt undir sett upp til flúgvarar undir krígnum at peila seg fram til seg ymisku málini og tað bleiv sagt at tað var eini eitt upplagt bombumál tað bleiv ikki so mikið sum eitt skot latið av móti mótilorðrastørini á eggjinum í vági ikki eitt einasta eitt skot týskarnir flogi undir antenninum inn ígjøgnum bygdina tað ver ikki so mikið so skeivtið upp á antenna og skotið heldur eftir fólki og og øðrum sum teir no einaferð kundi eg funnið uppá at at at skotið eftir so tað er eitt sindur v eymiskt sum at sær upp á ta her er talan um eina fimmogtjúgu kadratmetrar sum mann kann seta ein radar á og og tað er gott sloppið at verða inn í verju visti mann ofrar fimmogtjúgu kvadratmetrar av grótu upp á at at hava eitt lannað sum kann gera tað at okur er níverri eg hatta ata tnhata

ja men nær hoyra vit aftur at nú velur hennik old aftur at vinkla til hvørs at tað tað snýr seg um hvørt vit er partur av nato ella ikki tað erikki tað tað snýr seg um okkara støðutanga snýr seg um hvørt er førja løgting sum skal taka avgerðina um at radari fera upp á sornfelli og sjálvandi skal hægsta valdið í føroyum taka ta avgerðina í mun til hvørt føroyar vóru bumbumál sum bleiv tað staðfest í ritgerðini hjá bent jensen í tvey túsund at føroyar vóru tað fyrsta bumbumálið í einum møguligum heimsbardaga tí at radarin stóð einum strategiskum staði takk fyri
takk sára bilju stinussen
takk fyri frú forkvinna øeg fari at spyrja hervur posdóttir ein spurning um tað er so at vit brúka okkara sjálvsavgerðarrætt at vit sjálv taka avgerð eftir okkara egnu virðum eftir okkara egnum ynskjum eftir okkara egna vilja at vit so demokratiskt taka avgerð um at velja at hava hesi viðurskiftini sum ein part av ríkisfelagsskapinum soleiðsnar sum tað liggur í kortinum núat at vit velja brúka okkara sjálvsavgerðarrætt til at lata vera so sum tað liggur nú er tað so ikki ein legal avgerð altso verður tað ongantíð legalt fyrr enn tey tjúgu prosentini sum tjóðveldið umboðar vinnur á teimum fýrs prosentunum sum tað ikki umboðar
sirið steinberg ger so væl nei
verpostyttir gersvæleg eg skilji ikki ordiliga kat biljustinussen vil við spurninginum men nú er tað soleiðis at vist mann skal fara niður í prosent partur av hvussu hvussu nógv prosentflokkar hava sum umboða loysingarveingin í føroyum so er tað meira enn tjúgu prosent ella hvussu er tað skal tú hvussu er eita seg at vera visti mann lesur stevnusgreinirnar hjá flokkunum men í mun til raderarmálið so veit eg ikki mnnkann siga at tað er okkara óalso vit fókaræðiskula geva okkara sjálvsavgerði at brúka okkara sjálvsavgerarrætt til at lata at danmark bestemma um radarin skal upp tíl t málið hevu ikki verið í løgtinginum menn vit ha kki fingið vátta ein gongd tá tað kemur í løgtingi takk fyri
so var tað sigur í steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg haldi hervur polstótr hevur gjørt eitt sera gott arbeiði uttanlandsnevndini sjálvandi er ta føroyingar sum skula taka avgerð í hesum málinum og tað er viktigt at hava fokus á tað at tað snýr seg ikki um um umein radara ella ikki tað snýr seg um hvør tað er sum skal bestemma tað er faktikt tað tað handlar um hvør er tað sum skal taka avgerðina um tað og sjálvandi skal føroya løgting í einum so týdningarmiklum miklum máli taka avgerð soeiðst sum støðan er í dag tað vit tann sum eg í hvørfalla hava sum vanlig løgtingsfólk tað er at eg havi sett ein tíðindafund í frá einum donskum ráharra tað er tað er so tað restina kenni en enki til tí at tað eisini veður fevnt a trúnaði sjálvandi sepir mann okkurt í hesum málinum men annars hevur tað verið løgtingið verið beipassa tað er ik í ordanhrvr
ftir ger so
takk fyri ja tað snýr seg nemliga um hvør tað er sum skal taka avgerðina endaliga avgerðina um rátan skal settast upp ikki hvørt vit eru partur av nátu ella ikki ella um rátan skal settast upp ella ikki men hvør hevur avgerðarrættin og eg haldi at at formaðurin í uttanlandsnevndini lýstir nokk so væl hví tað er vit sum skulu hava avgerðina og hava avgerðarrættin hann lýstir so væl at tað at hetta her uppskotið hevur ligið uttanlandsnevndini samstundis sum rátarmálið hev hevur verið so vit kunnu gjørt hoyringar og finna so ræðiliga nógv innlit í málið sum vit annars ikki høvdu fingið tí vit bara hava havt ráðførslu við ein landsstýrismann sum verða fundið við danska verjumálaráðnum takk fyri
takk fyri síðani er tað aksel willumsson johannesen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg eri so ein einsamallur minniluti men sjálvtumd i einsamallur so øgiliga týdningarmikilnei hatta var skemt eri so einsamalli minniluti í hesim málini her og eg skal lesa mítt álit upp ein minniluti aksel ve johannesen vísir á at sambært heimastýrislógini so eru verju hernaðar og trygdarmál ikki yvirtikin og løgfrøðiliga er tað ikki løgtingið men fólkatingið sum hevur ræði á hesum málsøki men politiskt er eingin ivi um at spurningar í mál umum verju hernaðar og trygdarmál sum beinleiðis hava við føroyar at gera eiga at viðgerast í løgtinginum hetta er í samsvari við tey donsku tekini oð vit fáa frá sita afti donsku stjórnini í tí aktuella málunum radaranum sornfelli sum er eitt verjumál og harvið ikki eitt yvirtikið málsøki hevur danska stjórnin heilt greilt signalera at politiska avgerðin liggur í føroyum í hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin undir við uppskotunum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað tað er soleiðis ati ati tað er eingin ivi um at vit hava eina skipan hóast øll sjóðar øllum so mugu vit virða hana har vit eru partur av ríkisfelagsskapi og vit hava eina heimastýrislóg har nøkur málsøki eru yvirtikin onnur kunnu yvirtakast og so eru tað onnur sum ikki kunnu yvirtakas samband við galdandi skipan uttan so at vit fara úr ríkisfelagsskapinum har er so hernaðarmál verjumál og trygdarmál ein partur av tí sum ikki kann yvirtakast og tí er løgfrøðisliga ræði ikki í føroyum hjá løgtinginum landsstýrinum men í danmark hjá fólkatinginum og donsku stjórnini men tá mál sum viðvíkja okkum í føroyum beinleiðis á hesum økjum so eiga tær politiskar avgerðirnar hóast um tað løgfrøðiliga ikki liggur her hjá okkum so eigur mamn politiskt at taka avgerðirnar í føroyum út frá einum demokratiskum sjónarmiði tí at tey fólkini sum ein týlík avgerð kann ávirka bæði jaligt ella la positivt ela negativt tey eiga sjálvandi tær við til at taka avgerðirnar og tað er aktuelt kanska akkar løtuni við hesum radarunum sum mann tosar um at seta upp uppi í sotnfelli og har hevur danska stjórnin gjørt tað rætiliga greitt at tey halda politiska avgerðin eigur at takast í føroyum og tað eru vit í javnaðarflokkinum fegin um tí tað eri verið púra samd um samd við donsku stjórnuna í politiska avgerðin skal takast her peint áður hava tílíkar avgerðir verið tiknar yvir høvdið av føroya fólki føroya landsstýrið og føroya løgtingi um vit taka tann ratarin sum vara upp á hornfelli sum kom eg haldi á ínjn ar níggjuoghálvtrýss tá noktaði danska stjórnin at vit í løgtinginum sluppu at viðgera tað málið landsstýrið fekk bara eina stutta kunning ela bara løgmaður ekk eina kunning í trúnaði men tað vareingin viðgerð í føroyum øh nú eri eg bangin fyri og frá tí orðaskiftinum mann hevir hoyrt millum annað í gjár at nú er tað kanska landsstýrið sum fer at nokta løgtinginum á viðgera máliðu tí tey halda at tet nokk at atverðaviðgjørt utanlansnevdinu har eg veri í javnaðarflokkinum bæði ta politiska avgerinir takast í føroyum men taða ikki bara a landsstýristekra avgerðina at man kan viðgera heta málið í í løgtinginum eg veit at tað verður ført fram ja tað eru nakrir trúvnaðar upplýsingar og eymir upplýsingar helst ikki koma fram alment men tá ið semja er gjørd um radaran í millum ímillum landsstýrismannin í uttanríkismálunum og donsku stjórnina um tey náa til eina semju so veit ikki m akkurát ta semjuna um tað er so ræla nógvir trúnaðaruplivísingar at gera og er tað at onkrir trúvnaðarupplýsingar sum uttanansnevndan heur figið kunning um men sum ikki kunna fara út so havi eg so mikið stjørt álit á á á á uttanlansnevndini at tey ikki taka tað upp í einum orðaskifti tí eg haldi ghavi roynt demokratisk hevð tað verið skilabest at tílíkar avgerðir verðar tiknar í løgtinginum tí taka vit undir við málinum takk fyri frú forkin
takk fyri tað eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá anniku olsen
takk fyri ja eg haldi eg at fari atfegnast atformaðurin og javnaðarflokkinum nú boðar frá at hann er í holt við at yvirtaka eitt nú verjumál tí hetta her er faktisk reelt at yvirtøka tað stendur atuppskotið hevur til endamáls at ásannandi at føroyingar eru tjóð við ómissandi sjálvstøvugerara tí heitur løgtingið á landsstýri um beinanvegin at boða donsku stjórnini og altjóða samfelagnum frá at einans føroya fólk og løgtingi kunna gera av hvat fer fram og kann fara fram í hernaðarmálum og trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmi samd við tí at okur eiga at gera tað men hetta er nýggju tóvnar frá javnaðarflokkinum tað má mann siga
johannesen ger so væl
ja tað er heilt samdur við við við aniku olsen um at nýggja tónar vit og vit hava ómissan sjálvsavgerarætt tað halda vit øll eru samd um sum e eru her beint so tað tað kann parturin gott taka undir við og tað sum eg sigi í mínum áliti at løgfrøðisliga er hetta ikki yvirtikið sambært heimasýrðaslógini og kann ikki takast undir verandi skipan og tað eiga vit virða sigi í herpeint men politiskt og har er samdur við donsku stjórnina sum eisini sita á politiskl avgerðin takast í føroyum sjálvandi tá tað e tíðliggar avgerðir sum við koma beinleiðis okkum sum búgva her í føroyum á so tídningarmiklum málum so eigur politiska avgerðin takast í føroyum sjálvt um eg veit at hetta ikki er yvirtikið og tí formiliga liggur avgerðin hjá fólkatinginum o donsku stjórna men politiskt eigu at viðgerða tað herpeint og taka eita avgerð og tað eri fegin um at danska stjórnum eisini heldur vit skulu gera
strong ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tey flestu okkum nokk allarhelst eru samd um atitað er málið við hesum radaranum hevur verið ótrúliga óheppið og tað hava verið nógvr nógv viðurskiftir sum hava gjørt at mann ja hevur fólkið eitt sindur ørkymlaði sum part av løgtinginum tí vil eg vil eg gjøgnum forkvinnuna heita á og og ja vóna tað at hetta málið um radaran kemur í løgtingið at tað ikki verður ein avgjørt sumverður tikin einsamøll av landsstýrinum takk fyri frú forkvinna

gersæja takk fyri ja nú veit eg ikki heilt hvat ið føroyingar sum sum samla fólk heldur um akkurát hetta málið altso tað við radarunum mentað er eingin ivi um tá mann lurtar eftir hvat fólk siga og lesur hvat verður skrivað á á miðlunum og sosialum miðnum so framvegis so eru fólk rímiliga tvíbýtt altsu eru fólk sum hava sum eru fyri og tað eru fólk sum eri ímóti men so verurtað eisini nógvar gitingar hetta kann hava tað tað við sær og hetta fer sikkurt hava tað tað við sær og meira at mann heldur tí ein trúnaðin sovorðum málið meira ømeira leggur mann upp til at tað ber til at koma við gitingum og tí haldi eg at tir týdning at spæla við opna kortum vi lata løgtingið viðgerða málið sjálvandi við við virðing fyrit at kunnu vera okkart trúvnaðarupplýsingar men at løgtingi viðgerði málið og so samtykki løgtingið at vit taka undir við donsku stjórnini at seta radara upp í føroyum ella ikki
takk fyri jaspur langod ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg kann gott fylgja aksel johannesen í í sínum kritikki og e aldi mín mín kritikkur kundi serliga klárt upp á tað at sjálvandi at tað er ikki allir flokkar sum eru í uttanlandsnevndini og tí o tí skilji eg væl argumenti men hinvegin kunnu eg siga men vit yggja hyggja tað eftir til dømis niðri munurin er at allir flokkar eru í tí men vit hava utanrikis politisk nevn niðri har mann hevur nakrar har mann kann siga at tay er hava treytaðar tagnaskyldu har mann fer inn og viðger mál í tí nevndini sum ikki verður viðgjørt í fólkatinginum tí tað eru nøkur ting sum mann sigur men tit eru tann forlongdi armurin hjá fólkatinginum akkurátso vit eru tann armurin í løgtinginum tí haldi eg taðer viktigt at vit kanska í hesum førunum fóra inn og arbeiddu fyri at allir flokkar høvdu umboðan men at vit so virðitu tað at hetta er mál sum bara hoyrir heima í tuttanríkksnevndini
gjørt væl
altso teir upplýsingar nú sita eg uttanansnendini teir upplýsingarnir eg havi fingið utanansnevndini eg haldi ikki at so upplýsingar sum er so vitalir ug hugsað at hetta má ikki koma út til føroya fólk tað haldi eg heilt einfalt ikki men annars havi eg bara so varhugan av at at uttan átans endir arbeiði í nógvum trúnaði g millum annað tá mann hevur ráðførtur so er tað trúnaði men eg hevði ikki meira enn sent mítt svar til til landsstýrismannin um hvat eg helt umhvørjar heimildir hvat hannskuldi gera í sambandi við við við samráðingar við danska ministarin at so bleiv tað lisið upp í kringvarpinum hvat eg helt sum uttanlans sinar limir sum eg trúði var í trúnaði so eg vet ikkum tð e uttanlantsnevndin sum hevur ein trupulleikar vi at halda trúnaðarskyl di ella kanska landsstýris hestari trupurleikar við tí
takk fyri síðani er tað bilju stinussen sum fær orðiðger so væl
takk fyri frú forkvinna altso eg haldi at tá ið mann viðger viðurskifti sum hava við samráðingar við onnur lond at gera so hevur mann nakrar heilt ávísar mannagongdir sum mann eigur at fylgja tað kemur av tí at vit ynskja at hava eitt trúvirði við tey sum vit samráðast við tað hevur so ótrúliga stóran týdning at tað finst eitt trú virði ímillum partarnar og visu tað rýkur so so skjóta vit okkum sjálvi í fóti altso vistuv fyristilla okkum at til dømis eitt sovor mál sum radarmálið vissu tað blevur viðgjørt í føroyska parlamentunum tað hoyrist sjálvandi bæði í danmark og natohøvuðsborgini og niðri í bretlandi at nú nú viðgera føroyingar opið upplýsingar sum vit hava latið teimum í trúnaði og tað er ein óbótager ímóti tí sum mann hevur avtalað áðrenn mann letur upplýsingarnar sínámillum altso tá ið ið landsstýrismaðurin fær trúnaðarupplýsingar frá trini bramsen sum hon hevur fingið frá nato ella frá bretlandi ella hvar tað er so hevur hann bundið seg til at hetta er upplýsingar sum er í trúnaðir og vissu vit skulu fara at viðgera eitt sovorðt mál opið í einum parlamenti so mugu vit viðgera trúnaðarupplýsingarnar annars gevur tað onga meining altso at at fara at viðgera eitt mál óupplýst tað er uppaftur verri enn slett ikki at viðgera hata tað merkir at vit mugu viðgera mál sum vit hava bundið okkum til yvir fyri okkara útlendskum samstarvspartum skuldu vera í trúnaðir og bróta trúnaðarskyldina tað merkir at næstu ferð í okkurt mál kemur upp hvar ið vit sum tjóð hava brúk fyri upplýsingum frá dønum ella frá bretlandi ella frá nato so fara tey at siga jamen hvussu skulu vit gera vit kunnu ikki lata tykkum upplýsingar tí at her er eingin avtala sum kann haldast um trúnað okkara millum tað er tað sum liggur í hesum og tí hevur mann longu tá ið stýrisskipanin varð gjørd og tað byggir á aldargamlar siðvenjur sum lond hava við demokratium og viðvíkjandi

millum lond tað byggir á at tað eru nøkur viðurskifti sum mugu halda st eg trúnaði tí at tað finnast fíggindar tað ljóðar øgiliga ógvusligt men tað finnast fíggindar tað finnast onnur sum hava áhuga í hesum upplýsingum enn vit í vestanlondum og teir fíggindarnir kunnu sjálvandi fylgja við hvat ið eitt parlament viðger og tí er tað ideotiskt av okkum at droyma um at viðgera mál sum við upplýsingum sum eru komnir til okkum í trúnaði at viðgera teir í einum almenni parlamenti sjálvt um tað er fyri afturlatna hurðum so er tað ikki nóg gott allíkavæl tí hevur mann eina eina tagnarskyldu í eini ávísari nevnd og leka upplýsingar út so kanst tú pinpeinta hvør er tað og hvar kemur tað frá og so kanst tú fara eftir kelduni tað er soleiðisnar eg síggi at tað fungerar og tí haldi tað er øgiliga viktigt at vit virða tað at at tað er eitt system sum eg setti soleiðisnar upp sum ger tað møguligt at okkara stjórn kann fáa fatur í upplýsingum úti frá og at teir upplýsingarnir verða virdir og behandlaðir sum teir skulu tí at hetta gongur eisini til trygdina hjá natu vise í trúnaðarupplýsingar fara at koma alment fram í føroyum g tað mugu vit hava virðing fyrr og vit eiga at vísa sum tjóð at vit duga at hontera tað og at vit eru verdu at arbeiða við við við trúnaðarupplýsingum og vit kunnu ikki fara at missa okkara trúvirði og brúka populistisk orð sum fólkaræði og sjálvsavgerða rætt og so víðari tað rein og reguler populisma og einki annað og so var tað tann spurningurin sum eg spurdi hervur polsdóttir hon hon misskilt ella hon skilti hann ikki tí hon fór at tosa um prosentir og annað men tað sum eg meini við er at visse í eitt fólkavalt ting ein samgonga við einum fólkavaldum meiriluta brúkar sín demokratiska rætt sín sjálvsavgerðarætt vegna fólki í føroyum við tí meiriluta sum stendur aftanfyri til at taka avgerð á einum sovorðnum máli hvat ódemokratiskt er í tí hví er tað ódemokratiskt at vit ikki gera sum tjóðveldið vil tjóðveldið sum hevur sirka nítjan prosent av atkvøðunum hví er tað ódemokratiskt at ein stjørn sum hevur ein meiriluta við fólkinum aftan fyri seg tekur eina avgerð tað skilji eg ikki ordiligt altso soleiðisnar í okkara fólkaræði sett saman at tað er ein meiriluti av fólkinum sum gera eina stjórn sum rekur tann politikkin sum verður rikin og soleiðinar er tað men akkurát viðvíkjandi hesum sum gongur fyri seg uttanandsnevndini so er tað soleiðis at tað er ikki bara meirilutastjørnin sum er innvolverað men tað er eisini andstøðan sum involverað og tað er millum annað fyri at tryggja kunnu vit siga fyri at breiðka tann demokratiska partin av tilgongdini at andstøðan eisini er umboðað í stjórnaravgerðu og er tikin við upp á ráð í stjórnaravgerðum tað er hon faktisk ikki up á sama máta í í nøkrum øðrum málum enn í akkurát í málum sum viðvíkja samráðingum við útlond og tað kemur eisini av tí sama tað skal vera ein kontiuniveritetur í uttanríkispolitikki tað skal ikki vera so at mann skiftir kós frá einari stjøll til eina aðra aftur sum eitt pend dulesvingar tí tað oyðileggur eisini okkara trúvirð og tí hevr tað eisini týdning fyri okkara kontirniitet í uttanríkispolitikki at samgonga og andstøða royna at finna felags stev fyri at hava ein felags politikk sum er langsigdaður takk fyriakk
fyri eg haldi at ideotiskt er ikki hóskandi málburður fyri tað sum fer fram á tingi tað eru fleiri viðmerkingar tað fyrsta frá akseli willumsini johannesen ger so
ja takk fyri fráforsøkuna eg eri faktiskt rættar samdur við tí sum biljusinus sigur faktiskt í øllum lutum uttan sjálvt niðurstøðuni tí sjálvandi skulu vit virða tað sum tær heimligu heitur kunnu vera bæði tað sum vit hava sum land nyttar lítið at vit hava ein strategi ímóti einum samreiðingarparti einum útlendskum samreiðingarparti sum vit so teirra í løgtingi og tosa hart um men eisini ímóti teimum sum vit samstarva og samráðast við soleiðis at tey sløkkast á álvara sum fara vit ikki í løgtingsrúvarpald ella aðrastaðni sum siga tað sum vit í trúnaði men í hesi førin haldi eg tað í landsstýrismaðurinum koma um mál og hevur fingið eina semju við donsku stjørnuna sum kann hann gott leggja tað fyri løgtingið í einum uppskoti samtyktari uttan at koma inn á møguligar trúnaðar upplýsingar sum hann skuldi fingið frá annaðkoyrdonsku stjórnini nato ella ørv tað er tikið neyðugt at teir upplýsingarnir við og so viðgera málið á ein sakligan og góðan hátt og soleiðis at at bæði vit eru løgtingin fór at fólk veit hvat tað er
takk biljustinussen ja takk
frøi forskvinna ja altso egr møguligt aksel johannesen sær hatta sum gjørligt eg haldi bara hatta kann virka øgiliga ómøguligt at viðgera eitt sovorðt mál og lata eina rúgvu av upplýsingum liggja eftir hvat skulu løgtingsfólk tá taka støðu út frá hvat skulu tey byggja sína støðutakan á um tað ikki ber til at leggja allar teir upplýsingarnar fyri løgtingi sum eru lagdir fyri uttansn evnini tað er tað skilji eg ikki ordiliga og og tím men altso finst ta ein uppskrift upp á at ta so so skal skal eg ikki s avvísandi yvir fyri tí eg síggi tað bara rættiliga ómøguligt takk fyri
og so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri forkunasambært grein fýraoghálvtrýss stýrisskipanarlógini so stendur tað beinleiðis at uttanlandsnevndin skal viðgera alt tá ið tað kemur til uttanlíð uttanlands marknaðar og verjumál og so stendur beinleiðis eisini tá tað kemur til viðurskifti í danmark meinar biljustinusa soleiðis at tað faktiskt kann vera talan um eitt brot á stýrisskipanarlógina vist vit fara inn og viðgera hesi málini tá ið tað er tað stýrisskipanarlógin sigur og um tað sum uttanlandslending skal gera
der biljustinussen ger so væl
ja eg haldi avgjørt at tað er tað er stórur vandi fyri tí at vit gera okkum inn á ta skipanina sum vit sjálv hava samtykt skal galda fyri hvussu vit arbeiða tí og og tí hevur mann valt eina altso tí er uttanlandsnevndin beinleiðis nevnd sum ein serlig nevnd í stýrisskipanini fyri at átaka sær handan har serliga leiklutin skulu vit í løgtingi hvørja ferð tað er eitt slíkt mál so hevr einkin so evr sletiki brúk fyri einum uttanlandsnevnd tí tað er nettupp orsøkin til at hon er har tað er fyri at sleppa undan at fara í løgtingi við slíkum málum soleiðisnar at vit kunnu halda uppi tað trúvirði sum er neyðugt vit skulu kunna samráðast og fáa upplýsingaryvir uborðið
takk so eru tað hennik old ger so væl
ja frú forkvina hetta sær issi úr til at vera tann stóra enderessan fyri hesin her mann følir seg næstan einsamallin á lítlømi nú hesunur viðgerðini men og eri ikki akkurát ttahetta r eit typiskt dømi um altso at okur ikki eru tey knappastu í vendingini tá ið tað kemur til hernaðarviðurskifti okur vitaðjú tað at kur í tretivu ár um at forleingja flogvøllin í nakrar fáar metrir tað diskuteraði í tretivu ár eingismenn er vóru her hálvd annað dømn hevði tær um at finna út av hvar flogvøllirn skudu liggja teir ætlaði fyrstu súltuvíkur men hava ikki havnarviðurskifti ná men lat tað so vera altso hendan tíðin tá ið tá ið tað kemur til verju sum okur brúka hvat heldur biljustinense visti nú til dømis mann sigur í staðin fyri tingi tingformaðurin tingformaðurin var ein herførari og skuldi fyrireika nú fekk man a mistanga um ella álop var á veg o vistu tingformaðurin skuldi fyrireika eina mótiverju hvussu leingi hevði hann havt um at fingið ta merjuna upp á fótur á staði hevði ikki verið mistankin fyri at mann hevði langsarligur flatur áðrenn
biljustinsoya ger so væl
takk fyri tú forkunnaga nú nú setti henni í gold fantasiin í ordiliga gongd og mann kann sikkurt fantasera um alt møguligt men tað er uttan iva soleiðis at fleiri høvdu kanska valt tað sagt nú mugu seta ein arbeiðsbólk at fyrireika tær her og koma við einari niðurstøðu ella tað kundi verið soleiðis nær at mann at mann sendi málið til hoyringar í fjúrtan dagar ella hvat tað skuldi verið men altso tá vóru raketturnar langt síðani komin á lendar og so víðari nei eg veit ikki altso av tí at vit ongantíð hava havt herskildu í føroyum og ongantíð hava vant okkum sjálvi við at hugsa í slíkum barnum so er tað kanska eisini eitt sindur ringt at fyrihalda seg til slík viðurskifti sum sum hava við hettar at gera tí at tata virkar so fjart fyri okkum hóast tað ikki er so langt síðani at føroyar vóru hart raktar av einum kríggi men fyri fyri okkum sum fyri okkara generatión so hava vit ongantíð upplivað nakað líknandi og og hava sikkurt øgiliga ringt fyri at fyrihalda okkum til tilheitta higar hetta virkar kanska øgiliga langt úti í periferiuni hesi viðurskiftini men tey kunnu brádliga vera øgiliga nær áðrenn vit vita av

takk fyri frú forkvinna fólkatingið skal vita og løgtingið skal gita tað tykist vera hugburðurin hjá summum tinglimum sum ikki vilja vera við til at samtykkjaa eru føroya løgting og føroya fólk ið hava avgerðarrættin um hernaðar og trygdarmál í føroyum og eg má spyrja hví vil føroya løgting ikki traðka í karakter og siga at tðer bara føroyingar og føroya løgting ið gera av hvat skal henda við einum radara ella øðrum hernaðarligum viðurskiftum her í føroyum hvat fer av okkum um vit gera donsku stjóørnini og danska fólkatinginum greitt at vit føroya løgting umboða føroyafólk hetta snýr seg als ikki um hvørt ein radari skal upp ella ikki hetta snýr seg um at egr føroya fólk og føroya løgting ið skulu eiga avgerðina danir gera eina semju niðri uttan at føroya løgting er partur av hesum málinum føroya løgting sum annars umboðar føroya fólk og so má føroya løgting bara frætta um hesa her sokallaðu semjuna í donskum miðlum so frú forkvinna eitt argument sum samgonguumboð hava ført fram í miðlunum er at treytin fyri at ein radari verður settur upp í føroyum er at danir syrgja fyri eini fríhandilsavtalu millum føroyar og es um minnst er rætt so søgdu samgonguumboðini eisini at avtalan við danir hon skal vera brúkilig hvat tað so er men alt so siga samgongu umboð at treytin fyri at radtarin kemur upp á samfelli er at danir syrgja fyri einari fríhaldsavtalu við es men frú forkvinna har hevur danski forsatisráðarin gjørt púrasta greitt tað kemur als ikki uppá tal tí hetta eru tvey ymisk mál sostatt er hetta her argumentið hjá samgonguni bara ein undanførsla sum alseinki hevur við veruleikan at gera og tað vísir eisini at tað als ikki er samgongan her sum ræður á hesum økinum men at ta er danski forsatasráðrin hon ger akkurát tað sum hon ætlar sær og tað tyksis set um at samgongufólkini siga bara ja so enn einaferð hetta uppskotið tað snýr seg ikki um at vera fyri ella ímóti einum radara hetta snýr seg um at herføroya løgtingið eigur ta avgerðina og nú taki eg kanska eitt sindur harðliga til orðanna men alt annað er undir brátligt takk fyri frú forkvina
takk fyri ein viðmerking frá biljustinussen ger so væl beinta
løðu jakobsen byrjaði við at siga at fólkatingið skal vita og føroyafólk skal gitaveruleikin er at fólkatingið umboða av útirrikspolitiskum nevn veit og veruleikin er at løgtingið umboða av uttanlandsnevndini veit og vit vita faktiskt akkurát tað sama so har er ikki rætt tá ið í beintaløgu sigur soleiðistað sum eg haldi tjóðveldið ger í hesum førinum tjóðveldið tænir ikki fólkinum í hesum førinum tí tjóðveldið roynir við populistiskum útsøgnum at oyðileggja okkara trúvirðir mótvegis okkara útlendsku samstarvsfarnarum vissu vit ikki virða trúnaðarupplýsingar og duga at hontera teir so er okkara trúvirðið oyðilagt tað tænir ikki fólkinum í føroyum og tað ynskir fólkið í føroyum ikki
beinta løgu jacobsen ger so væl
frifrú forkvinna eg haldi als ikki tað er populistisk populistiskt at verja føroya fólk tað haldi eg er tað sum vit øll eiga at gera sum løgtingslimir og jú bilijustinussen fólkatingið skal vita og løgtingið skal gita tí henda semjan hon bleiv gjørd niðri millum danskar flokkar danskar politikarar og so máttu vit frætta um tað ígjøgnum fjølmiðlarnir og tað haldi eg ikki virðiligt at umboðini hjá føroya fólki verða soleiðis viðfarin og í mun til tað við trúnaðarupplýsingum sum hevur verið rættiliga nógv viðgjørt her er púra samd við biljiustinshem sjálvandi skulu trúnaðarupplýsingar ikki fara víðari sjálvandi skal uttanlandsnevndin í taka ttrúði trúnaðar upplýsingar í størsta álvara men hinvegin so tikið tað sum um at onkursvegna hava summi fólk her í salinum størri álit á at danskir politikarar klárar at halda tað trúnaðarar supplýsingarnir fyri seg heldur enn at føroyskir politikarar klára tað tí at tað tykist alla tíðina verða eitt argument við trúnaðarupplýsingum og at danir mugu vita tað men føroyingar kunnu ikki vita tað takk fyri friforskina
takk jaspur langord ger so væl
ja takk fyri frú forkvina hetta e eitt álvarst mál eg haldi hataðer eisini viktigt at vit taka tað í álvara og tað er eisini viktigt at vit ikki leggja orð í munnin drina bramsen sum forfarsministari niðri hevði tá iðhon hevði tíðindafund um hetta málið nevndi júst tað at avgerðin liggur í føroyum tí er tað viktigt at vit sum politikarar í føroyum ikki leggja an onnur orð í munnin á henni sum ikki eru sonn hon segði beinleiðis avgerðin verður og tikin her heima og siga vit nei so er tað nei vissu vit nú beginna at fyrigigla okkum ella leggja onnur orð í munnin hjá henni eg haldi tað er nokk so tað kann vera óserjøst takk fyri frú forkvina
takk fyri at beinta løgu ger so væl
afyri frú forkvinna eg haldi mær góðar at siga soleit men eg leggi ikki petti í trini brahmsen men hinvegin so leggi eg rættiligani nógv í føroya løgting og føroya fólk eg havi ikki lagt hesi danska verjumálaráðharanum nøkur sum helst orð í munnini hava einki sagt um nakað sum helst eg staðfesti bara tað sum er tað er danir danski politikarar sum hava gjørt hesa avtaluna flestu okkara hava bara frætt ígjøgnum um hana gjøgnum miðlarnar og so leingi sum tað ikki er føroya løgting sum skal samtykkja hernaðar og trygdarviðurskiftir jamen so er tað ikki í føroyum at avgerðin verður tikin so leingi tú hevur ta treytina at hernaðartrygdarmál tað er donsk viðurskiftir jamen so sigur tað so so sjálvt at endaliga avgerðin hon verður tikin í danmark tað kann gott vera at løgtingið bara verður tikin við ella partar av løgtinginum ella kanska bara landsstýrisfólk ella hvørt er verða tikin við sum hoyringsparturð men tað merkir ikki at tú hevur nakra avgerð hetta snýr seg um føroya løgting og føroya fólk sum mugu eiga endaligu avgerðina takk fyri frú forkvina
takk fyri sum mong vórðu orðini í hesum umfarinum tann næsti at røða verður bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg minnist einaferð tá ið eg var smádrongur tá koyrdi eg og mamma míni norðureftir vit skuldu føðingardag í skála og tá ið vit vóru komin til sundi ella kaldbaksbotn so tá lá á tjaldri har onkustaðni og e og eg hugdu upp á mammu eg sai a hygg mamma eitt krígsskip mam man siga hata er ikkieit krígsskipi at nei hata er itt vaktarskip sum sigur nei hatta r itt krígsskip nei etgerat vaktarskip seinni fann egt út av at tað var eitt vaktarskip men longu tá skilti eg at ein stjørn ella eitt land hevur ábyrgd av og eigur at hava førleikar fyri at verja seg sjálvt og sýni og hevur onkursvegna ultomativt ábyrgdin av av fólki og landi vit eru ikki ordiliga har í dag politiskt at tað er aðalsetningurin ella ella meginreglan føroyskur politikkur snýr seg um vælferð og vinnu og mentan og trivnað men vit eru í verjupolitiskum og trygdarpolitiskum høpi enn í grulvugarðinum tað er sjálvandi øgiliga spell tá mann sær útviklingina sum hevur verið í norðuratlantshavi ítá arktiska økið og regióna sum heild tey seinastu tíggju og fimtan árini har sum vit síggja eina hernardubbing ein hernardubbing sum hevuru tikið seg upp aftan á eini tjúgu ár har sum tað hevur verið lutfasliga friðarligt í heiminum og usa var líkasum heimspolitiið sum hevði tað evsta valdið í verðini kundi gera onkursvegna sum hann lysti men tað var eisini tí at kina og russland vóru í einari uppbyggingarfasu frá einum feilslitnum sovietsamveldi og frá at kinesar vóru farnir til eitt bóndasamfelag til eitt ríkt og vælhavandi og først industrisamfelag tann amerikanski flotin hevur fyri nøkrum heilt fáum árum síðani genetablerað tann so kallaða annan flotan sum fyrr í í tíðini hevur patrolierað runt í norðuratlantshavi sum ein partur av tí europeiska atiasunum og russarar hava tey seinastu mongu árini gjørt øgiliga stórar íløgur í imfrakervi og útgerð og manning í norðursibiria og norðuurrusslandi fyri at onkursvegna kunna hava tað neyðuga flytuføri og og megina til at til at virka í tí arktiska økinum harafturat hava kinesar umframt at verið øgiliga ekspansivur regionalt rundan um kina og asia militert so hava teir í einum altjóða støði búskaparliga fiungið meira makt millum annað í afrika og í europa og aðrastaðni við hava lagt íløgur í infrastruktur digitalt tiktala infrastrukturu og givið lánsveitara til lán til stóru stórar verkætlanir sum gevur teimum vald yvir ikki bara bygdir og býir men heilar tjóðir dømi um tað er at aferikansku londini
nokk so nógv tá i tað er fundur inni í tingsalinum meðan saanskam kann fara út um at haldan fund gestakk fyri frú forkvina dømi um tað er at aferikansku londini nógv størri mun enn fyrr stemmað saman við kina tá ið tær skulu stemma um resolutiónir í í í st og ímeðan øll hendan her menningin fer fram so hevur danmark eisini viðurkent sum ríki at teir mugu upptrappa og upp skal læra teirra hernar kapasbilitetir g hava fyri kortum samtykt ein kapasitetspakka up á hálva aðru milliard harav trý hundrað og hálvfems milliónir krónur skulu setast av til ein hernaðaradara í føroyum uppskotið hjá tjóðveldi er eitt uppskot til samtyktar har mann staðfestir at vit hava avgerðarrættin í hernaðarog trygdarmálin í føroyum eg kann bara láa fast beinanvegin at tað eri eg hundrað prosent samdur í og taki undir við uppskotinum hjá tjóðveldi tað er sjálvandi eitt sindur komplekst at tosa um verndarmál og hernarmál trygdarmál tí at vit eru ikki serliga von við at gera tað tí at tí at danska stjórnin hevur havt hetta um hendi líka so leingi sum vit hava verið ein partur av tí danska kongaríkinum men eg haldi at tíðin er búgvin til at vit bæði institutionelt og politiskt og á aðrar mátar byrja at hugsa í verjupolitiskum høpi og trygdarpolitiskum høpi tí hetta umfatar okkum hvørs vit vilja tað ella ikki og vit hava eisini skyldu til at gera okkara til at ávirka tað soleiðis at tað fer tann vegin sum tænir føroyum og føroya fólki best tá tá vit tosa um radara nú havi vit snakkað nokk so nógv um radaram teir seinastu dagarnar eg haldi og eg havi sagt tað fleiri ferðir tað er einki til hindurs fyri at føroya landsstýri ella annar stovnurn undir føroyum ikki kann hava ein slíkan radar um hendi og rekan tað krevur sjálvandi eina stóra íløgu men eg haldi at vitsm mann meina tað sum mann sigur tá mann sigur at mann vil vera ein partur av vesturheiminum og taka m dábyr o so framvegis jami so ger mann ta neyðugu íløguna usa brúkar trý komma fimm prosent av bmp upp á teirra verju danmark brúka eitt komma tvey prosent og roynir at skumpa seg upp á eitt komma fimm teir gera tað ikki tí at tað eru pengar í tí ella tí at tað kastar okkurt aftur í landskassan teir gera tað tí at teir hava eina primera uppgávu sum stjórn og tað er at verja land og fólk fyri uttanfyri standandi og innanfyri standandi hóttanir og tað haldi eg eisini at føroyar eigur at hugsa í teimum baðnunum tí haldi eg at vit ikki bara skulu tosa um hernaog trygdarpolitikk og og verða inndrigin í hernari trygdarpolitikk men vit skulu føra okkara egna hernaðarog trygdarpolitikk tá tað kemur til hetta her uppskoti sum er at staðfesta at vit hava avgerðarrættin í hernara trygdarmálunum tá meinar mann allarhelst við tað at mann í ríkisoyndini danmark hevur eitt málsøkjarbýti har sum mann sigur at hernarog trygdarpolitikkur er danskt málsøki í tí kontekstinum haldi eg at tað er týdningarmikið at vit staðfesta tað tað hava vit gjørt fyrr up á aðrar mátar við millum annað at samtykkja fámjinsskjalið sum áleggur donsku stjórnina at kunna føroyar íí í stóran mun um tey viðurskiftini sum hava við føroyar at gera hvørjum viðvíkur hernaður trygdarmáli

at hóast tey formligu viðurskiftini við danmark um føroyar at vit har á politiskum stigi kunnu gera vart við okkara ónøgd og krevja at vit verða hoyrd og sagd so haldi g eisini at vit eiga ultimativt avgerða rættin tað er okkara jørð tð er okkara sjógvur tað er okkara fólk sum vit her á tingi hava ábyrgd av og tá haldi eisini at mann eigur at duga at seta at mann eigur at kunna seta neyðuga orku til at tryggja at vera ein partur av verjupolitikki og trygdarpolitikki eg meini ítøkiliga at hava útgerð um manning til slíkt virksemi tað er bara so langt uttan fyri rammurnar fyri hvussu føroyski politikarar hugsa at tað ljóðar øgiliga óhoyrt men tað er so ræðuliga nógvir mikrostatir í verðini sum hava ein flota sum hava ein her sum hava loftferðslu sum hava radara og sum eru partur av størri verjusamgongum uttan teir natúruliga eru ein hernaralig stórmakt tað er tað eingin t fyri at vera tað er danmark til dømis slett yvirhøvur ikki um kríggjbrarstað í dag so hevði danmark kunna hildið út í einir sjey dagar inntil teir fingu hjálp frá natu men teir taka ábyrgdina allíkavæl og tað haldi eg eisini at vit skuldu gera í føroyum

tá ið kríggjbrestur á so kunnu uppskot til samtyktar um at hava avgerðarrætt kanska hava minni týdning men tað sum er viktigt er at vit verða inndrigin tá ið vit eru tá ið vit samráðast við danir men í hesum uppskotinum tá tað snýr seg um hernarmál og trygdarmál so er tað ikki ein spurningur um at eingin kann gera okkum nakað vrusland vil gera okum nakað sum gera tað okkum nakað men tað snýr seg eisini um ein spurningur um suvernitet hetta er altemativt ein spurningur um suverenitet tá ið danskir jettjakarar flúgva yvir føroyar og grønland so kalla teir tað suverenitetshondhevilsi tað merkir tað at mann brúkar útgerð og útbúðina til at verja sítt teritorim og føroyar grønland er í suverenitethe sjónarmeði danskt teritorium eg haldi at vit áttu at havt eitt føroyskt teritorium sum føroyingar verja sum føroyingar hava ábyrgd av og so má tað bera við sær ein kostnað sum ikki natúrliga gevur sær aftur gevuraftur inni í landskassanmi lil kommunukassanir øll lond í verðini a seta pengar av til at verja sítt fólk og vit føroyingar eru so komfortaplir eftir hondini at tað er í okkara verð púra óhugsandi at vit gera tað so frú forkvina eg haldi ikki at vit bara skulu staðfesta at vit hava avgerðarættin eg haldi at vistm meina nakað við tí at mann vil vera ein partur av vesturhoyminum at mann vil vera ein partur av vesturlendsku verjusamgonguni jami so skal mann taka veruliga ábyrgd ikki bara útmatrikulera softfelli til ein radara sum danskari taka sær av so skulu vit til at taka veruliga metábyrgd og betala tann kostnaðin sum tað fór við særeg haldi at fari á landsstýrið og far á løgting í kravt av øllum tí teimum rembingunum sum eru nú í norðuratlantshavi í arktis mugu byrja at hugsa størri enn vit gera tað er ómetaliga viktigt og tí taki eg so hjartaliga ímóti hesum her uppskotinum takk fyri takk fyri ein viðmerking frá jaspurda langaard ger so væl
ja takk fyri frú forkvina bara soeis at eg skilti bjarna kára so peterssen rætt tað sum eg visig hoyrdi trætt so so so er tað soleiðis at gjøgnum forkvinnuna at at tað sum eg ynski er tað r tað at vit bupphykjara okkara egna her vit seta pengar av til seta kanska seks átta hundrað milliónir ella eina milliard av til at uppykjaregna her og fólk skulu eher heima skulu hava hernaðraskyldu sum ein part soleiðis skilti eg eg røðuna men tað kann vega tg havi misskiltað takk fyri frú forkvina
takk bjarni koyra sum petersen gjørt sær í próv fórskot
kvina jaspur langaad er ikki heilt avleið tað er ikki soleiðis at vit skulu hava ein her ella vit skulu hava herskildu tey tingini eru ikki suy við at mann vil hava verjumál um hendi øh tað sum eg sigi er at vissu vit veruliga meina tað við at vit skulu taka ábyrgd í tí verjupolitiska og trygdarpolitiska so skulu vit hava neyðuga útgerð um manning til tað so hvørt tað er ráðiligt innan fyri karmarnar í tí kontektina at vit eut lítið land eg meini til dømis at mann kann gera íløgur í verjuskip og hava okkurt sum minnir um ein ein flota ikki ein herna flota sum so men sum røkir nøkur av teimum militeru uppgávunum sum annars eru útdeligeraðar til danmark sum til dømis fiskaríinspaktión og annað tað haldi eg saktans at føroyingar kunnu gera og tð er eini ein spurningur um at vera partur av tilbúgvingini tað er eisini í stóran mun ein militeroppiratión umacoasiga og eg haldi at føroyingar kunnu gott vara um tað sjálvi har vit er ikki sagt at vit skulu hava fleiri patrulligir og resimentir av soldátum men at vit taka ábyrgd í tann mun tað ber til eftir teimum behóunum sum føroyar hevur hvørjum nei trygdarverjumál viðvíkurtakk fyri
takk fyri síðani verður tað løgmaður sum fær orðið ger so væl øhtakk
frú forkvinna tað er eg haldi tað er áhugavert at kan man iga hoyra hetta kjakið einks væl í gjár var eitt kjakið líknandi og tað koma sikkur fleiri seinni í dag eisini men hetta er jú kann mann siga hetta er jú stór politikkur og mann kan siga tað nýggju í hesum er at vit nú her á løgtingið kann mann siga byrja at viðgera í hesum førinum ar tað serliga radarin tað snýr seg um og hetta her kjakið fer eisini nógv tann vegin og hetta er nýtt hetta hevur løgtingið iki viðgjørt fyrr og tí hevur tað eisini alstóran týdning her inni á løgtingið tí er tað øgiliga týdningarmikið fyri mítt viðkomandi at vit gera tað rætt at vit koma rætt frá byrjan og at fara at byrja at snakka um um vit skulu koyra tað í løgtingi til viðgerðar ella hava tað verandi uttanlandsnevndini og so víðari sovíðari men vissu vit so hyggja eftir okkara stýrislagi hvussu vit eftir ætlan hava skipað okkara stýrislag so er eingin ivi um í mínari verð at hetta málið um radaran hoyrir heima í uttanlandsnevndini og ikki til viðgerðar her í løgtinginum eg veit væl ja tað er øgiliga týdningarmikið at øll verða kunnaðir og at tað so stóru opinleii o eg gangi fult inn fyri at opinleiski skal vera um øll viðurskiftin vit fáast við politiskt men tá tað kemur til hesi viðurskiftini so er støðan serlig tí her eru ymiskir áhugapartar sum ikki ynskja at upplýsingar fara út sum kunnu kan mann siga koma teimum aftur um brekku p á eitl annað týspunkt í avgerandi løtu tí er tað øgiliga týdningarmikið at vit nú tá vit byrja kann mann siga hesa her nýggju tíðina har vit fyr tað fyrsta sum landsstýrið fara at fáa nógv meira kunning um viðurskiftir sum ganga fyri seg kring okkum tað upplýsingar sum vit ikki hava fingið áður rúmið verða gjørd til reiðar soleis at upplýsingar og samskifti kann vera meira fortróligt millum føroyar og restina av ríkinum so er tað øgiliga týdningarmikrið at her vit er á løgtingi ikki kann mann siga gera fótfeilir nú tá henda tilgongdin er byrjað vissi eg so hyggi eftir stýrisskipanin hjá okkum og tingskipanin fyri sovuðt so stendur tað púra greitt at enda í stýrisskipanini stendur tað beinleiðis at vit skulu velja eina uttanlandsnevnd at viðgera uttanlands viðurskiftir millum landsstýrið og uttanlandsnevndina og tað er ein orsøk til mann hevur gjørt tað tað endurspeglar seg so í tingskipanini har mann víðari ásetir eitt sindur nærri reglur fyri hvussu og hvat hendan uttanandsnevndin arbeiðir við har stendur tað eisini uttanlandsnevndin skalviðgera mál av uttanríkispolitiskum týdningi o so víðari og ætlanin við tí er júst tann at uttanandsnevndin viðger nøkur viðurskiftir sum ikki verða viðgjørd her á løgtingi og tí er tað týdningarmikið at vit nú eisini fylgja teimum stýrisløgunum sum vit hava lagt fyri dagin tí haldi eg tað er øgiliga farligt at vit her á tingi nú beginna at viðgera og onkur meina at vit skula hava alt í løgtingi til viðgerðar tí at vit skulu kunna øll føroya fólk og sovíðari um hesu tingini veruleikin er par ein annar tá vit arbeiða í stór politikki so er tað týdning at vit fylgja reglunum í tí stór politiska rúminum um eg somu at siga tí annars kunnu vit rokna við at vit onkursvegna ikki verða sædd sum at vera kan mann siga ja búgvin um eg so m at siga til at viðgera slíkar upplýsingar sum onnur lond halda vit seg eg veit einki um at mann í stórstinginum norra hevur viðgjørt tá radararnir standa uppi í norrø av slíkum slag sum vit nug viðgera eg veit einki um atfólkatingið altingið og so víðari hevur tað til viðgerðar inni í sjálvum parlamentunum so vit eg veit so verður tað avgreitt millum stjórnurnar og uttanlandsnevndirnar í teimum respektivu londunum so eg veitk um eg skal gerast sera nógv meir við hetta her málið akkurát men eg haldi bara tað at tað er týdningarvið tær í løgtinginum vit hava altíð staðið væl saman tá tað kemur til uttan ríkispolitisk mál og eg haldi eisini er erliga týdningarmikið at vit nú standa saman um hetta málið tit kenna mína støðu til radara ella ikki radara har er eg púra sannførdur um at vit standa okkum nógv betri frameftir bæði tá tað kemur til kan mann siga tættari samstarv úti í heima og sovíðari við at vera við og melda okkum sum ein fullgildan part í vesturheimin og tað er einki so tíðr upp á at slíkar avgerðir hava handilspolitiskan týdning aðrar vegir tí hetta er full respekterað at mann veit hvat gongur fyri seg í sínum egna øki tí er mín støða tá tað kemur til lesi viðurskiftini púra greið so takk fyri frú forkvina
takk fyri bjarni kára sum peturin har viðmerking ger so væl
takk fyri forkvinna ja tað hevði kanska verið øgiliga einfalt við seg við deins og ísland og norra vóru ein sjálvstøðug tjóð so hevði eg skiltað um trygdar spurningar vórðu viðgjørdir í trúnaði men í hesum førinum so eru nakað annað galdandi tí tað viðurskiftini millum danmark og føroyar ikki eru so ókontroverskeld sum løgmaður vil vera við eg ætli at lesa eitt sindur úr stýrisskipanarlógina sum umhandlar millum hjá ásáttmálar grein fýraoghálvtrýss stykki tvey
somuleiðis njagetakka mikið fyri frú forkvina somuleiðis skal landsstýrið ráðføra seg við hesa nevnd í sambandi við samráðingar við ríkismyndugleikarnar av stórum týdningi fyri viðurskiftini føroya og danmarkar millum tað vil siga at uttanlandsnevndin hevur týdning tá ið landsstýrið skal út at samráðast og hevur eitt upplegg at samráðast um men í grein tveyoghálvtrýss stykki tvey við forkvinnunarloyvi uttan samtykki løgtingsins kann landsstýrið tó ikki gera avtalur sum krevja luttøku løgtingsins fyri at verða útdintar ella sum annars eru týdningarmiklar heldur bára steinielsen at hetta er so mikið takk fyri bárasteinilsen ger sovæl
ja takkar formaður eg eri grundleggjandi ósamdur í tí at tað at vit ikki eru sjálvstøðugt land í hesum førinum frásigur okkum tá somu kann mann siga respektina rundan um at viðgera trúnaðarupplýsingar í trúnaði eg dugi ikki at síggja munin ímillum um vit eru norra ella íslandi ella í føroyum tá tað kemur til slík viðurskiftir í hesum førinum tosaðu vit jú um radara ella ikki radara og tí har tey siga tað og halda fast við tað at eg haldi at vit mugu vera øgiliga varin nú tá vit eru koma at siga við at vera inndrigin í hettar her og fáa tær uppliskað sum vit ikki hava fingið áður at vit ikki gera nakrar fótfeilir millum annað sum onkur vil vera við lat okkum fáa hatta til viðgerðar í løgtinginum eg eri bangin fyri at tað verður satt sum um at tað er okkara fyrsti fótfeilur vist vit fara so langt at vit fara at viðgera slík viðurskiftir í løgtinginum lat okkum so heldur hyggja eftir hvussu gerðir hin í londini og fáa staðfest hvussu leiðis slíkum mál av slíkum týdningum sum hetta hevur vera viðgjørd í teimum londum sum vit vanliga samanbera okkum við
hervør posdóttur ger so væl
takk fyri frá fólkum ja tað er rætt at vit hava havt landsstýrismálini til ráðførslu ella hann verður uttanlandsnevndin ráðførslu og verður í ráðdómarmálunum har hevur hann givið okkum upplýsingartrúnaði og vit hava somuleiðis givið honum svarskriv í trúnaði tí eg vil hava at spyrja løgmann hvat hann heldur um at landsstýrismaðurin í uttanríkismálum hevur í útvarpinum endurgivið tað sum stóð í svarskrivunum frá uttanlandsnevndini sum var í trúnaði at hann beinleiðis hevur endurgivið úr svarskrivunum takk fyri
takk løgmaður ger so væl
ja takkar formaður tað skal sjálvandi ganga báðar vegir nú veit eg ikki akkurát hvat fyri útlátis hevur pálsdóttir tingkvinnan hjá formannini sipað til men sjálvandi tá ið landsstýrismaðurin kann mann siga hevur eina ætlan og leggur hana fyri uttanlandsnevndina uttanlandsnevndin meldar aftur so hevur landsstýrismaðurin kann mann siga hevur hann møguleikarnar fara út og siga at vit fara út og gera hettar uttan at avdúka beinleiðis akkurát hvat hvør í utlandsnevndini sigur og meinar og so víðari so tað er eitt skjóðandi eittrum skal ganga báðar vegir at mann í trúnaði kann tosa saman bæði frá landsstýrissíðu til utlandsnevndina og øvut aftur at tað ikki verður lagt út eftirfylgjandi hvat mann hevur viðgjørt og og diskuterað inni í nevndini
dakk síðan er ta kristian andreasen ger so væl
takk fyri fyri fólkuna eg haldi tað t tað er øgiliga nógvar bigret føroyinga nðarbeint altso fyri tað fyrsta er tað soleiðis at hernaðar rygdarmál ikki yvirtí økið vit tíverri ikki sjálvstøðug land s vit hava ikki lóggóðat vald á økinum og tað er soleiðis ei í øllum demokratiskum vesturlendskum londum at tað er stjórnin og tað var siga landsstýrið sum før uttanragspolitikk og tað er eisini stjórnin sum før verjupolitikk men stjórnin og landsstýrið skal ráðføra seg við uttanlandsnevndina í týðandi málum og svara hjá fylgiligt vistmanni vanliga regvu at iga tai man kan eisini verja et á etir álopum man knnbara ikki leypa á uttan man fær fær fær fólkatingin samgið ella løgtingið samtykki su viðhar verr og vit mugu vit mugu virða ta skipan sum er sum settur sett í kraft at tað er landsstýrið sum handlar løgtingis vegna útandrínismálum men allíkavl skal í tíðandi mánanum ráðføra eg vð við nevndina bistu vit fara at dríva óttaringspolitikk inni í løgtinginum so berst tay skia dríva áttarnarríkispolitikk tí tað verður o tað er að er ikki tíðaman
takk løgmaður ger so væl ja
takk frúu forkvina tað er júst tað sum eg byrjaði við at siga at eg haldi vit eru her inni á okkara stýrislagi hvussu vit hava skipað okkum og tað kann bæði lesast úr okkara stýrisskipan og okkara tingskipan at hetta her samskifti millum uttanlandsnevnd og landsstýrið er á einum serligum eri krevur eina serliga kann man siga viðgerð og tí havi eg skipað okkum eftir hesum loysnum og eg haldi at tað r øgiliga farligt at vit nú beginna at siga at vit fara eksperimentera við at kanska tað ber til at hva eitt slíkt kjak í parlamentunum í løgtinginum tá vit mær vitandi vita at onnur lond ikki hava tað tí at slíkir upplýsingar sum flóta aftur og fram undir einum sovorðnum kjaki helst ikki skulu kann mann siga ella í eina óhepnari støðu koma út á alment so tí er tað øgiliga týdningarmikið sum eg sigi at vit ikki gera nakan fótfeil nú vit byrja at fáa slíkar upplýsingar og fyri fyrstu ferð skulu taka eina støðu í hesum málunum í samband við radaranum til dømis og tað haldi eg er týdningarmikið at vit nú hugsa okkum væl um hvussu vit viðgera hendan spurningin
takk fyri jaspur langoyrd
ja takk fyri frá skýla nú verður eitt sindur frammi eisini um arbeiðið í uttanlandsnevndini og sum vit vita so eru tíverri ikki allir flokkar umboðaðir í uttanlandsnevndini hvat meinar løgmaður um tað skuldi tað verið gjørt broytingar í útlandsnevndisøsar allir flokkar vóru við umboðaðandi í uttanlandsnevndini
takk løgmaður ger so væl ja takk
frú forkvina tað er ein serlig áseting í okkara tingskipan ati flokkar sum ikki hava umboðan kunnu hava eygleiðarar men tað er sjálvandi ikki tað sama statis eg hava sum eygleiðari sum tá tú situr sum ein meinigur nevndarlimur men eg havi sagt her eisini á tingsrøðarpálli at viðseter ein avbjóðing og tað er trupulleikin lat okkum so loysa tað við onkursvegna at víðka um uttanlandsnevndina í slíkum førum sum vit tosa um her tað er einmátur at gera tað uppá men hinvegin aftur vit hansa ettir at vit ikki missa okkum vekk í kann mann siga at umboðanin í hesum ymisku nevndunum verður vskeiklað tí ella verður skeiklað tí at vit royna atfáa kan mann siga allar partar inn tí tað er jú soleiðis vit hava demokrati og tað er soleiðis at har sum tú hevur ein størri flokk einan annan hann hevur sjálvandi størri ávirkan enn tann lítli flokkurin soleiðis er nú demokrati eina ferðinar og tað virða vit í flestu førum men akkur í hesum førinum av tí at eð serliga viðgerðir sum annars ikki skulu viðgerast í løgtinginum su víðari so kundu tað verið ein háttur a loyst tað avbjóðingin upp á at víðka um nevndina takk harra formaður
takk fyri síðani verður tað annika olsen sum fær orðið
ja takk fyri frú forkvinna tað sum eg havi hug til at leggja afturat hesum orðaskiftinum tað er kanska ikki so øgiliga nógv um hernaðar og trygdarmál teð kanska meira í mun til hetta kjakið um radaran sum er so háaktuellur í løtuni tað hevur verið sagt av danska statsministarunum og og av øðrum eisini at mann ikki skal blanda tingini saman ein radara og fríhandilsavtalur og sovíðari men tað sum kundi verið áhugavert nú hava okur sjálvandi eisini ofta umrøtt at yvirtaka loftrúmi og skal mann yvirtaka loftrúmið til føroyskar til føroysk málsøki so er tað sjálvandi neyðugt at mann veit hvat gongur fyri seg í okkara loftrúmi og loftrúmið í sjálvum sær er ein týðandi yvirtøka vil eg siga tí at hon kann skapa nakrar inntøkur fyri tað føroyska samfelagið eg havi fingið nógvar ymisar útmendingarum hvat ið i inntøkurnar kunna vera og eg haldi tey flestu tliggja áleið tvey hundrað milliónir og tað er sjálvandi ikki pengar mann kann bara brúka til at t byggja vegur ella tunlar og grýr og undirsjóvartunlar og hvat veit eg men tað er sjálvandi til at útbyggja alt tað sum hevur við loftrúmið at gera tað vil siga eftirlit og sørshin reyðskúv og so víðari tað vildi í hvørfalt veri nakað sum var kompatibilt við ein radara altso at at fara inn og diskutera tey viðurskiftini við ikao og eisini við donsku stjórnina har hava verið øgiliga nógvir trupulleikar við ikao tí at ikao líkasum samla hesar her luftsmatrikklarnar í so stórar eindi sum yvirhøvur til ber og í okkara loftrúmi er tað ein stórur matrikkul ein loftmatrikkul sum sum teir helst ikki vilja spaða men tað sum er er kaska man siga trupulleikin í tí tað er at ísland sum nú umsitur okkara loftrúm ella tað sum gongur fyri seg okkara loftrúmi fer ja sambært einari avtalu sum fyriliggur onkarastaðist mens sum eingin hevur sæð men fer hvørva trýss prosent av teimum inntøkunum fyri teir tey flogferði sum flúgva í føroyskum loftrúmi og danir fáa fjøruti prosent og tær tær inntøkurnar skulu eisini brúkast til at fíggja tað verðu ikki bæði tyrlur og sovíðari sum sksum skuldu tryggja okkara øki og okkara trygd í loft og og sjóøkium og og tað kundi so verið ein ting mann kundi tikið upp við donsku stjørnina nú skal mann sjálvandi ansa eftir hvussu nógv mann mann umrøður her í tingunum av av slíkum samráðingum men men tað er viktigt at at mann altíð tekur føroyskt áhugamál fyrst og fremst teimum leggur land til sum mann sigur og tað vildi verið upplagt at mann fær loyst tann knútum ti ikahhog verið ein øgiliga hørð nøt atknekka og danir hava ikki verið serliga positivur yvir fyri yvirtøkuna av loftrúminum men har liggja hvarfant nógvir møguleikar í bæði við størvum og og við nóhav og við inntøkum og so víðari at at fingið ta yvirtøkuna framda nú er hon sjálvandi ikki ein partur av hesum samgonguskjalinum sum nú er grundarlag undir hesari samgonguni men hetta her er sjálvandi viðurskiftir sum taka langa tíð atat fáa upp á pláss so so tað kundi verið eitt eitt skilagott ting at at fara í holt við men eg hugsi at statsministarin tá hon fór út upp á handan mátan út pvarpinum at mann ikki skal blanda tingini saman so ger hon tað sjálvandi øgiliga taktiskt rætt tí at tað er ikki í útvarpinum og miðlunum at mann samráðast um slíkt og tað gevur mann heldur ikki sum statsministari men tað ger einki am mann sendi nøkur signal út um sáttmálin kemur í ár ella hann kemur hon tvey ár bara hann kemur fyrr ella seinni og tað var egentiga eisini tað sum metter pedereksen segði at at tað eina útlukkaði ikki hitt at hon ynskti at arbeiða fyri báðum men ikki blandar tingini saman men loftrúmið er rátarin trúgvafalli er tey ting sum hanga nokk so tætt saman viss mann endiliga skal saman finna nøkur ting so her eru ríkislig ting at fara í holt við við donsku stjórnuna at atat arbeiða við og tað ynski sjálvandi landsstýrinum hepna hond við at at fáa tær samráðingarnar uppá pláss takk fyri frú forkvina
ja takk fyri tað er ein viðmerking frá bjarna kárasin petersen ger so væl
takk fyri frú forkvinna annika olsen hevur nakrar áhugaverdar hugleiðingar um hendan er rædarin og í mun til tað at heimtaka lofthrúmið er fyri sovið rættiliga samdur í tí at tað kann vera eitt aktiv fyri at fáa land bæði so og so eg eri ikki so samdur í útlendingina um at at rædarin kann vera eitt forhandlingsobjekt í mun til at fáa ein handilssoppmál til es læt tað so vera men nú haldi eg fyri stuttum tá ið løgmaðurin var á røðarpallinum tá haldi eg hann segði nokk so greitt at hann heldur at hetta radarmálið hoyrir heima í uttanlandsnevndina og bara uttanlandsnevndina og ikki inni í løgtinginum eg skilji tað soleiðis at løgtingin kemur ikki at atkvøða um hvørt vit skulu hava ein danskan hernaðtara í føroyum ella ikkihvat sigur anniku olsen og fólkaflokkurin til tann hálningin altso letur mann sær lynda at tí at tað verður so takk fyri
ja takk ger so væl handa gosin ja takk
fyri har formaður ja nú er ikki komið so langt í í hesum málinum og og radarin hava verið hvørki sett upp í ár ella næsta ár ella ella um trý ár altso tað tekur nógv ár áðrenn tann radarin verður settur upp og enn er eingin givin til nakran radar altso eg fari at velja at bíða við at siga mína hugsan tíðvíðvitjandi nú er júka eisini ein partur av uttanlandslandsnevndum so tað er eitt sindur trupult at vera opin skárað um um tílík ting men avgerðin liggur hjá føroya fólki tað er eingi livi um tað
ja takk syrustenberg fyri viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað snýr seg altíð um at hava seta føroysk áhugamál fremst tað eri samdið anniku olsen í og hetta her við yvirtøkuni av loftrúminum virkar sum um at tað er att nokk so breiður meiriluti her inni sum hevði ynskt og tað er slett ikki óhugsandi at taðp á einana máta kundi verið spælt inn í hetta her og fingið eina góða loysn burtur úr tí tað er so tað tað er so eitt annað mál tað tað haldi okur samdar um men tað er eitt sum ær undrar meg í hesum álitunum og tað er tað ati ein av orsøkunum til at meirilutin í uttanlandsnevndini velur at fella málið tað er at mann brúkar heimastýrislógina og sigur tað at mann kann ikki gera heta her p ágrund av heimastýrislógini nær altso nær fókafloksfólk blíva so trúgva ímundir heimastýrislógini hevur okkurt broytt

takk fyri harra formaður at nú er hetta ikki eitt mál sum er ein partur av samgongum í grundarlagnum og tað er eina soleiðis at mann má virða tær avtalur sum sum eru í samgonguni og tað er tað sum ger tað at tingini hanga saman heimastýrislógin kann saktans broytast altso tað haldi eg at okur hava prøvað fleiri ferðir at tamba heimastýrislógina altso er tað vilja til tað so ber tað væl til og tað hugskjóðin hevur fólkafólkurin í hvønn fall at heimastýrislógin skal ongantíð vera ein forðing fyri skilagóðum loysnum og skilagóðum broytingum og tað vil fólkafólkurin altíð virka fyri so heimastýrislógin og sjálvum sær eru ikki nøkur forðing tað er tað alt snýr seg um forhandling og alt snýr seg um at vísa ein góðan vilja og sum sigur steinberg so gott sigur so er tað altíð at hava føroyar fyrst og føroysk áhugamál at røkja tey so gott sum yvirhøvur til ber tað má vera fremsta uppgávan hjá okkum øllum og serliga hjá landsstøðum

frmur hetta hevur verið eitt áhugaverti orðaskifti og eg kann ikkihat vera við at hugsa um at vit tosa ofta um hvør nú er størsti flokkur á tingi og hvør hevur størsta flokk á tingi og so frameftir og tað sigst verða fólkaflokkurin í løtuni og tað hav jú gingið aftur og fram og lat okkum hopa tað vera onkr annar næstu ferð men eg kann ikki heltar vera við at hugsa at tað er altso tann flokkurin sum umboðar danska statsministarin sum er nógv størsti flokkur á tingi javell hava staðisminista ella nú jawlf hustaðsminista o tað tykist líka sum vera tað sum tað er simpultenn tann floksleiðarin sum er stjórnarleiðari í danmark sum hevur flesta røddir at tala fyri seg tí hvat hendi hvønt fer ið viðgjestarmál sum hesi jú tað hendir tað at mann leggust á tjóðveldið og og og á tær røddur sum tala fyri at vit vinna okkum sjálvum frælsi at vit alla tínap tala okkara egnu søk so í staðin fyri at fara út og langa nevan í borðið og seta fótin fyri tá ið danir gerast í so nasardjarvir sum teir gerast viðhvørt tí teir eru teir sum ráða so so leggur mann bara eftir legsmannbareftir flokkinum í í løgtinginum tí harra formaður hetta her uppskotið tað sigur hetta uppskot til samtyktar um at einans føroya fólk og løgtingið hava avgerðarrættin um hernaður og trygdarmál í føroyum hvør kann vera ímóti tí um mann sigur seg umboða føroya fólk og landið altso hvussu kunnu so nógvar røddir hava verið her í dag og í fullum álvara staði og tala søkina fyri hetta kunnu vit ikki gera og mest skelka bleiv so orsaka meg men eg mávirkuliga at siga tað við anniku olsen og brand samdoy sum eg meti sum hoyra til tjóðskaparvongin í fólkaflokkinum tað vil eg ærliga siga og tað fegnist eg um men tar stendur í fullum av álvara at vit skulu gera greiningar og tulkingar og tað eruk so einfald og tað skal undir heimastýrislóg og eg veit ikkihvat annars stendur her altso hetta er ikki í lagi at at umboð fyri fyri fólkaflokkin skrivað á henda hátt viðs tey meina nakað sum helst við tað sum hóast alt stendur í tí grundarlagnum fyri tann flokkin so løgmaður tosað nógv um at mann skal gera tað rætt og vit hava ikki so von við at viðgera herna mál og mann skal gera tað rætt frá byrjanin av og tað kann mann jú ikki vera ósamdurvið honum í men so standi eg akkurtsum vit vita øll inni her her trýogtretivu fólkavaldu tinglimir tey vita øll at tey trýogtretivu inni her umframt ressina av føroyingum tey frættu í miðlunum um at danska fólkatingið hevði samtykt og sett fleiri hundrað milliónir krónur av til at byggja ein radar í føroyum hvussu nalso hvussu kann tað koma fyri at eingin fór út og talaði av frá landsigs stjørn tvørturímóti so hoyrdu vit uttanrikisráðharhann appur upp á tað at tosa um at mann skal gera tingini virðiligt og rætt jú j jú tá hann hevði fingið svarð frá uttanlandsnevndini so fór hann í útvarpið og so speiraka hann líkasum tað var jú eingin ivi um hann piørki at seta navn á hendan eina flokkin sum líkasum ikki var við upp á tað heila altso eg kann vera ógvuliga samd við løgmanni í at mann skal gerast tingini røtt men tað kann aldrin vera røtt mannagongd at eitt danskt valt parlament kann sita í vikuvís og viðgerða fíggjarstevnu í mun til at byggja ein radara í føroyum og ikki ein rødd úr føroya úr tí føroysku stjórnutalar av altso góðu kerðu tit í samgonguni máa tit vakna tað er eg haldi bjarni kárasun petursen helt eina heilt eini standandi góða røðu og hann segði eisini tá í týseboc so sigur hann hetta her við jamen hann brúkti ikki ormakuligheit men tað lá í tí altso hetta her við at ja ja altso lat bara tey orðna tað fyri okkum tað er lívs vandamikið tí hvørja ferð vit fremja ein leik sum bindua okkum fastai ríki tes truplari verðurna hjá føroyingum at gerast ein sjálvstør tjóð og tí er ikki líkamikið hetta er ikki bara tjóðveldisretorikkur hetta er djúpasta álvara fyri tey sum eru tjóðskaparfólkog loysingarfólk líkamikið hvørt flokk tey hoyra til men í dag fær mann eina kensluga av at tær røddirnar eru bert at finna í tjóðveldi og framsókn í dag og vónandi vónandi prookeri eg røddirnar í fólkaflokkinum til taka annað skinn um bak og fyri sovit eisini í miðflokkinum og fyri sovit eisini í tað sigst jú at sjálvstýrislkkurin og miðflokkurin eisini eru flokkar sum ynskja at føroyar stigvíst gerast sjálvbjargin og sjálvstøðu og um tað veruliga er so at fimm av teimum sjey flokkunum siga so haldi at tey muga prógva tað í einum máli sum hesum eg kann gott skilja fyrisovitan mann velur ikki at taka undir viðeinum uppskot frá tjóðveldi men at grundgevingarnar eru at hetta má fyrireikast væl og danir skulu tulka og á danir skulu hava tulkingarrættin til hvat mann kanna um hvat mann ikki kann tað er bara so langt uttan fyri tað sum er rímiligt harra formaður so hevur løgmaður eisini víst á hann hevur brúkt nógvar talutíð uppá at vísa á ati vit mugu gera í føroyum akkurát sum hann ger norra í svøríki í íslandi er tað nakar inni her sum kann siga mær um tey í norra og svøríki og íslandi høvdu góðtikið at týskar tóku avgerð um at byggja ei radara í teirra landi uttanam tað hevði verið til viðgerðar í parlamentunum fyrst

og har har haldi eg okkara avbjóðing liggur altso onkursvegna er vit so eldhugað at farið í kríggj móti teimum sum talasta søkina av okkara egnu heldur enn at verja okkara egnu áhugamál tað løgmaður kundi havt gjørt tað uttanríkismáráð harinum kundi havt gjørt tað var hann kundi hav kalla flokkar saman sett seg niður og funnið útav hvussu skipað vit okkum best soleiðis at vit veruliga kunnu viðgera hesi málini í trúnaði eg havi gjøgnum árini nakrar ferð nevnt hetta við at eg haldi uttanlandsnevndin átti at verið víðkað til eisini at verið ein trygdarnevnd og har áttu tann trygdarnevndin tá ið hon var trygdarnevnd átti sanssýnvíst at verið aumboðað á øllum flokkum so allir flokkar høvdu møguleika at vera við til at viðgera tey mál sum sjálvandi skuldu verið trúnaði men at at mann kann hava sum útgangsstøði at tað eru onnur enn føroyingar sum gera av hvørt ternaðar útbúgvingar skulu vera í føroyum ella ikki og um radarin kann setast upp í føroyum ella ikki tað haldi eg snøktsagt vera ja eg fari at brúka orðið ófyri geviligt tí eg meini veruliga atað r ófyrigevild og eg haldi hetta er hetta verður slett ikki viðgjørt í tí álvara sum tað eigur at verða viðgjørt við í landsstýrinum og í løgtinginum av samgonguni so harra formaður ja lat okkum taka løgman p orðið lat okkum hyggja hvat onnur lond gera lat okkum hyggja eftir teirri sjálvrespektsum ísland og norra og svøríki finnland okkara grannar hava tá ið tey viðgera trygdarmál og hernað mál lat okkumgera sum tey gera lat okkum hava virðing fyri at tey aldrin í lívinum høvdu funnið seg í at nakrar annar tók avgerð um hvørt ein útbygging kundi fara fram í føroyum ella ikki og lat okkum spegla okkum í teimum at tað hevði fingið djúp tøknar avleiðingar um eitt annað land setti pengar av á teirra fíggjarlóg fyri at bgjara eina hernara útbúgging uttan so mikið sum hava verið og ventað við nøkrum heldur ikki við landsstýrismannum í uttanrikismálunum

í øllum føruum í øllum føruum kann hann ikki hava vitað tað at mann tók avgerð um at seta pengarnar av tí viss hann gjørdi tað so tað so er tað so mikið álvarsamt tað landsstýrismaðurin hevur gjørt at tað átti eg sjálvandi at fingið tær avleiðingar sum øll kenna inni her náh men harra formaður tað skal sikkurt fara at regna skal sikkurt fara at regna við hvat ei tur hesin her krossinum sum sumkongs býtur út tá tey vitja um sumróðirnar tað skal sikkurt fara at regna niðr yvir niðir yvir hesi fólkini sum so eld tú at brúka alla sína orku upp á at skelda tey út sum royna at seta kritiskar spurningar og royna at lyfta søguna fram og eitt serligt herðaklapta hervur polsdóttir eg haldi hon hevur skrivað eitt heilt einastandandi gott álit eg haldi at hon torir at fara inn í tað sum er veruleikinum søgan og komteksturin í øllum hesum her og eg haldi tað er eg ivist onga løtu í at hon hevur fólk seð rættiliga einsamalla í í uttanandsnevndini er eg veit frá mær sjálvari tá ið man er í teiri støðuni at tað ofta ikki er serliga lætt at taka ta støðuna at standa einsamallur og standa við sítt men tað hevur hervur posdóttur hervør posdótthur gjørt og harvið vísur hon enn einaferð at tað er kanska millum tey ungu vit finna ta størsta dirvið í mun til at standa við tað sum er okkara rættir tað sum er okkara eigur at vera okkara aðal puppgáva sum fólkavald fólkið hevur valt okkum inn her fyri at tala sækina hjá føroyingum og føroyum fólkið hevur ikki valt nakran inn her fyri at tala sakina hjá hvørki hjá metti fredreksen ella hjá einum donskum verjumálaráðharra ella nøkrum øðrum men einans hjá føroyafólki takk fyri
ja takk so tað viðmerkingar tað fyrsta tað er menteløg jakobsen ger so væl
fyri ja ivist onga løtu í at tað vara rættiliga nógvir riddarakrossar tá ð ið danska drotningin kemur á vitjan í summar og tann allarfínasti heiðurin haldi eg sum danska drotningin kann koyra út tað er haldi hann kallast elefantoordini og tað er fyri tey sum gera okkurt serstakt fyri danmark so samgongufólkin fær sikurt eisini at fáa elefantordanin tí ta gerat sak serstakt fyri danmark men eg haldi so at tey faktisksum føra seg sum elefantari í eini glashandiliga í staðin men eg hugsaði at spyrja bjørt samelsen hvat hon heldur um virðingina hjá samgonguni fyri føroya fólki tá ið ið samgongan sigur at tað er danska fólkatingið og danski politikararsum kudu taka sær avgerðina og ikki føroya fólk takk fyri harra formaður
ja takk gerstur leikur samuelsen
takk fyri ja nú var hatta verður hitar krossinum sjálvandi sagt fyri at fyri at arga eitt sindur men men altso altso eg vóni at tað er onnur enn enn enn eg altso eg vóni at að er nógv fólk samgongdun sum hugsa at at tað var tó heilt merkt verdigt av man at man yvirhøvur skið ein gongd ger nakað burturúr í landsstýrinum at danska fólkatingið situr í vikuvís og viðger eina játtan til at byggja radara í føroyum og so kunr tð verða strímað um mann skal kalla tað hernaraddari ella ikki altso friðaræddari haldi eafturafgarræddar eg vil so lata okum bara kalla numa ein frægara teira men hetta er ein frægarædtar sum fæst við hernaðarmál sum fæst við alt tað sum er ein partur av tí tað er eisin tíman tosar um nato og onnur ting í hesun samanhangin og tað skal ikki vera nakar ivi um at sjálvandi haldi eg at vit hoyra til vesturheimin og vit eiga at vera ein ein partnari í tí at verja vesturheimin om vit eiga eisini at at tryggja tað fólkum av álit á okkum men altso eg havi ikki serliga stórt áltarnar stjørn sum egr ik ein gongd tímir at siga frá tá ið onnur viðgerðarmál sum snúgva seg um at seta radar upp í føroyum takk fyri
ja takk so er tað siri stenberg sína viðmerking ger so væl
takfyri hara formaður ja hesin spurningur um hvat gera onnur lond í líknandi støðu eg trúgvi aldrin tey eivdu komið út fyri at eitt annað land sat og viðgjørdi at seta raddar upp hjá teimum tí sovorðið hendir ikki í sjálvstøðum londum og tað eru í grannalondini tey allarflestu sovorða hendir bara har sum man hevur ein sovorðnan hjálanda hugburð ø tað undrari eisini meg stórliga at eingin í landstýrinum talaði at tá ið mann hoyrdi um hesa her ætlanina øá hesum danska tíðindafundunum mann hevur staðin kanska brúkt orkuna upá at loypa á tey sum eru ett sindur varin ella um at diskuteraka slag av raddar tar tað hevur verið heilt mann hevur verið heilt eitt annað stað og eg haldi undraman er so enn størri nú tá ið mann so sær at fólkaflokkurin grundgevið við heimastýrislógini altso nógv er broytt tað e ikki mer enn tjúgu ár síðan ok skuldu skipa fullveldið saman við fólkaflokkinum
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið aftir
fyri ja tað vóru av sonnum aðrir vindar sum gjørdu um seg tá men tað sum eg haldi blívur ein avbjóðing fyri at svara sirið steðnberg tað er eitt sindur tulkingarrætturin eg haldi at orðingarnar í hesum álitinum frá meirilutanum í í uttanlandsnevndini og umboðum hjá samgonguni eru tey leggja veruliga tulkingarrættin í hendurnar á dønum alla tíðina altso tey tosa allan um heimastýrisslóð og so frameftir og so frameftir men altso tað er eisini ein spurningur um tulkingarrættir av tí altso sjálvstýrisflokkurin plagdi at at kárbi hóvgarður plagdi altíð at siga tað her við at ja men hetta er felagsmál hettað felagsmál hetta er ikki donsk mál verjumál ikki donsk mál tí felagsmál ja men so lata ongur brúka tað hugtakið og strekkja tað so langt sum mann kann altso tað gerast hann góðgastær sær fólk komiligu hendurnar á donsku stjørnini og sigur at vit tulka tað so sum tit tulka tað takk
ae ha akasot at bjarni koyra sum betesent fyr at viðmerkja
king ger so væl takk fyri harra formaður eg eri øgiliga samdur og mær dámdi øgiliga væl røðuna hjá bjørt samuelsen eg haldi at hon tekur tað úr tí rætta endanum og vit hava akkurát sæð at at sambandsumboð løgmaður tey tey við við horn og klóm verja tey støðuna sum vit eru í tí at tað er eitt krav sum kemur niðri frá um mann tosar um at hetta skal vera ein svornin dekonomi ímillum antn vera partur av vesturheiminum ella ikki í partur av vesturhoiminum kalla tað fyri ein friða radara og annað orvilianskt skvaldur tað eg haldi tað er simpultenn so langt úti at ein stjórnarovasti brúkar líkan teknikk til at yvirøvísa fólk eg haldi heta er faktiskt undir øllum lágmarki og so ver tað fólkaflokkurin sum iki en gong vil taka eina prinsipiella støðu longu nú tey siga at málið ikki komin so langt fyri mítt viðkomandi máli langt síðani avsluttan og visti mann hevur eitt prinsipp so kann mann ikki siga ja at vit síggja tíðina ann o so em so finna vit av mím eg hava eitt prinsipp alt eftirhvønn veg tá
ja takk gerst felag bjørnshavnussen
ja eg eri so rørandi samd við bjarna kárasom petersen mann kann ikki visti mann meinar tað sum ein flokkur so at mann vil at sjálvstøðurt land so kann mann ikki siga men veitst tú hvat beint nú er vit samgongu við sambandsflokkinum og tí tí siga vit bara hetta her við at at gott er altso beint nú pjóðaist tút ikki tað eru nøkur prinsippur man ongantíð man víkja frá tí tí løtu man víkja frá tí so missir mann land mann missir støðufesti man gera at onnur vinna fastatøkur enn størri fastatøkur á tí bæði t hava tulkingarættin men eisini at hava valdið yvir landinum og tí er tað so álvarsamt at mann bagetaliserar sovorðið sum hetta eisini í einum áliti í ein andstøðu uppskot takk fyri
ja takk so fer kristin andreasen eina við
merking ger sovæl takk fyri hara formaður tað er soisinar við at øllum lítsins viðurskiftum skal loysa ein trupulleika som mást tú vita hvar støðu tú ert í og tað virkar pá meg sum tjóðveldið livur í einum øðrum veruleika í einir heilt aðrari verð altso heimasíðslógin er slekki galdandi og altso mann mann viðurkennir ikki ein gongur ta støðuna mann r í og tan man iki ger tað so klár tð ik at loysa trupulleikan tú kanst kki tú kans iki tú kans ikki bin nokk tá tet burtur úr einum støðu tað gerast summi fólk tað veit eg men tað er ikki tað sum nn nakað kanna esga skalt tú loysa aftir ein trupulleika so mástú taka hatta út frá har sum tú stendur í vit eru ríkisfelaskapini við danmark sum taðer og vit máa royna at koma víðari íinnan fyri tær karmarin vit eru í at blíva við at tosa utanum at tosa omanyvir í øllum tosa í ballónum og í við ongum skili í altso hvat vil tjóðveldið hvør skal taka sær a forsfarin av føroyum til dømis altso skal skulu einki forst at hava skuldu gera tað sjálvi ella hvat konkret við tjóðveldið kann eg kn e kann fáa svaruppá tað heldur enn bara at hoyrast her handan signal politikkin takk fyri ha formaður
ja takk ger slápersónesen
khristian andreasen hann hann prógvar beint nú akkurát tað sum øll mín røða snúði seg um man man útskammar tann sum ber boðskapin mann mann leggur eftir tjóðveldi mann ger dilpriveknappi í hvørjumtíð er við einasta málið sum snýr seg um tjóðskap inni her við kristian kristian andreasen á odda við fólkaflokkinum á odda politiska leiðarin hjá fólkaflokkinum odda nú skal fortelja khristin andreasen hvat vit gjarna vilja vit vilja at føroyafólk og løgtingið hava avgerðarrættin um pernarar og trygdarmál í føroyum at eingin radar verður settir upp í føroyum at einki tinghvørki á fólkating ella nakað annað ting kann sita og viðgera eina játtan upáð fleiri hundrað milliónir krónur til at seta radar upp í føroyum uttan at tú verður viðgjørt við nakað fólkavalt umboð í føroyum ella stjórn ella nakað tað er tað tjóðveldið vil og tað kann hristian andreasen sstríðast móti til sín seinasta dag við sann hevr hug til men eg haldi at kritin andreasen prógvaði beint nú alt tað sum eg tosaði um í røðu mín mann leggur man mann setir ikki fót niður yvir fyri dønum ella fyri teimum sum taka valdið okkara landið um a seta fótin niður og skamma tjóðveldið út dagliga í hesum tinginum takk fyri
ja sso er tað anikuolsens fyr eina viðmerkin ger so væl
jaharra formaður nei eg ætli mæg ikki at skamma tjóðveldið út upp á nakran máta sjálvt um tjóðveldi hevur skamma fólkaflokkin út nú íeina góða løtu men friður veru við tí heimastýrislógin hon er har men eg eri ikki samd í at heimastýrislógin er eitt bg ein betonglóg sum ikki kann broytast nú hevur bjørt samulsen hevt sægð øgiliga nógv í tí sum stendur í álitinum og o tað skal hon sjálvandi hava loyvi til men tað er eingin ivi um mínari sál at tann dagin okur vilja broyta hesi viðurskiftini sum broyta okur tey altso heimastýrislógini hon hon er har men hon er til at broyta og tað trúgvi eg uppá hon er ikki ein spennitroyggja hon e hon er har men hon kann lagast og broytast og tað trúgvi eg uppá og standa okum saman tvørtur um floksmørk og tvørtur umja bæði andstøðu og samgongu su bar tað væl til vist tað er ein partur av einum samgongugrundarlagi tað var tað bara ikki í hesum førinum men eg eri samd við bjørk samelsen í tí at heimastýrslógin er ikki ein spennitroyggja hongan til einoghvøra tíð eðas
ja takk ger so væl bjørn stavnsen
ja nú haldi eg at heimastýrislógin og ikki minst uttanrikispolitiska heimdalóg eruspennitroyggjir og tað er eisini lógir sum stika okkum inn og avmarka okkum sum tjóð men tað sum eg haldað er umráðandi og kanska eisini lát tað í tí a anikaolsen segði tað er at at vit mugu ella eg haldi í øllu førum at vit mugu eisini hava ein tulkingarætt í mun til heimastýrislógina tað ber iseg til at gera sum sum politiski leiðarin hjá fólkaflokki á tingi og siga tosa sum um at heimastýrislógin hon hevur bara eina tulking tað er bara ein útgávu tað er bara ein máta mann kann uppførassmann undir heimastýrislógini soleiðis fungera tær lógirnar ikki og slett ikki fyri okkum sum eru tann tann undirparturin í hesum her tað kann væl eingin vera í iva um og tí siga at tað er ikki nógvur bakatell taðrikki líka mikið kumm an skrivað eitt sovrt álit tí at tað verður brúkt í mun til tullkingar rættin hvør er tað sum vinnur í tulkingini og vit mugu ansa eftir tvi ikki allan tíni a stuðla dønum í tí og eg havi sagt nógv um fólkaflokkini í dag ja tí at eg vóni at anika olsen verður við til at venda tí soleiðis at mann kann koma aftur á rætta kós tí tað er forfádæksligt at mann bara sigur javelmist ella javelusteysmista alla tíðinatakk fyri

ja takk fyri hara formaður skulu vit sum land og sum fólk virða okkum sjálvi og kunnu hyggja okkum sjálvi í spegli so haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit fara at halda okkum til sannleikan at vit halda uppat við at gera okkara egna sannleikar og óansa hvussu ofta eg blívin við at endurtaka og endurtaka og endurtaka tað sum er so blívur tað ikki rætt vitað sum eg sigi er skeivt tryni bramsen verjumálaráðharrin hevur sagt at avgerðin liggur hjá føroya fólki í løgtinginum at gera av og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt at skulu sum fólk varðveita okkara trúvirði so haldi at tað er viktigt at vit fara at halda okkum til tað sum okkara samstarvspartnar í hesum førinum danir bjóða okkum og ikki nakað annað eg haldi er heitt eitt álvars mál sum bjørt samuenlsen sigur sum vit eisini bj

ja takk fyri nú hevur ja spur langur tosað nokk so ofta um certrinu bramsen tryni bramsen og eg haldi at hann skal fara og ringja til hana og so skal honn spyrja hana gaeg kat soyni og so spyr hana hvat hon hevði sagt um føroyingarar í fíggjarlógini uttan tosa við danir høvdu sett av fleiri hundrað milliónir krónur fyri at byggja onkran radara í danmark ella okkurt annað grannaland tey gjørt so skulu tað nokk fingið eitt ærligt svar frá frá ministarin og tað er bara tað mín røða snýr seg um tað er at tað eru bara vit sum kunnu seta fótin niður og siga at tað skulu ongar avgerða ongar pengar settast av tað skal ikki viðgerast at mál í danska fólkatinginum sum ikki ein gong hevur verið á nakran hátt í tí føroysk valdu parlamentinum so álvar tsa harra formaður takk fyri
ja so vóru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú um málið soleiðis sum tað varð lagt fram hetta er eitt uppskot til samtyktar ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er trettan atkøður fyri sekstan ímóti eingin er blonkt so er hetta málið falli og avgreitt frá løgtingum og vit fara so víðari í skránni og nú fara vit at viðgera viðgera tvey mál undir oynum tað er onnur viðgerð á løgtsmál nummar fimmoghálvfjerðs og nummar seksoghálvfjerðs tað fyrra er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um búskapargrund føroya og tað seinna nummar seksoghálvfjerðs er uppskot til løgslóg um skiftisskipan til at gera fígjarlandsóheftað ríkisveitingina hvør bir um morðið fyrst er tað magnusrasmussen ger so væl
ja tað eru tvey mál sum verða líkasum viðgjørd undir einum

tað er soleiðisnar at eg fari at lesa løgtingsmál í áliti nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um skiftisskipan til at gera føroyska búskapin og fíjarlógina óhefta av ríkisveitingini og hitt er løgtingsmál numar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgsslóg um búskapargrunn fylgilóg til skiftisskipan at gera føroyska búskapin og fíggjarlóg landsins óhefta av ríkisveitingini tað er soísna kristina háfoss høgni hoydal siristenberg bjørt samuelsen beint aløgu jacobsen og vegna tjóðveldi hava lagt málið fram tjúgunda januar í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda februar tvey túsnd og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda mars og áttanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við búskaparráðið landsbankan og landsstýrismannin í fíggjarmálim jørgun niclasen undir viðgerðini evur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin magnus rasmussen jakup mikkelsen billi justinussen og aksel ve johannesen tekur ikki undir málinum men hevur ymiskar viðmerkingar magnus rasmussen jakup mikkelsen og biljustinussen hava hesar viðmerkingar og tað lesi eg avtala varð gjørd við donsku stjørnur um ríkislóg fyri heildarveiting fyri tvey túsund og sekstan til tvey túsun og nítjan har heildarveitingin í tíðarskeiðnum varð fast fyrst á tvey túsund og fimtan stigi tað er seks hundrað og einogfjøruti komma átta tað kann tí tykjast mær kottligta flokkur sum sjálvur er tikið undir við at fastfrysta heildarveitingina meðan hann sat í landsstýrið fyri stuttari tíð síðani nú sleppa av við ríkisveitingina sitandi samgonga ætlar at heildarveitingin framhaldandi skal vera fastfryst og tí er tað sama upphædd ásett fyri tveyáðrenni tvey túsund og tjúgu frameftir tað er seks hundrað og einogfjøruti komma átta milliónir undirritaðu halda seg til avtaluna í samgonguni og taka ty ikki undir við hesi skiftisskipan til at gera fíggjarlóg landsins óhefta av ríkisveitingini hetta er tað sum vit eru felags um at skriva billjustinussen jako mikkelsen og eg sjálvur vit halda á sína avtalu vit hava gjørt í samgonguni um at ríkisveitingin er fæstfryst á tvey túsund og fimtan støði og tær avtalur vit gera tær ætla vit okkum at halda so er tað tað at mann kann tala fyri ímótur hetta við ríkisveitingini men tað skal ikki vera nøkur loyna at at sambandsflokkurin sum er ein ríkisflokkur ríkisvinarligur flokkur hann hann hevur ikki ilt av hesi her ríkigsveitingini og sær eisini týdningin í henni og hetta er ein upphædd men vit vita eisini tað at tilsamans kanska er tað milliard tá vit taka løgregluna og sjóverju og so annað við so at tá ið so flokkar nú ynskja líkasum at at rýva seg leysan so skilji eg væl altso dinai hjá tjóðveldinum tað tað skilji eg væl men tað sum eg bara sakni og tað havi nevnt fyrr í dag tað er hetta við at koma við einum uppskoti hvussu vit kunnu kunnu líkasum hvat skulu vit setta í staðin tá ið inntøkan minkar kom við einum boð upp á tað er tað okkurt sum skal sparast skulu vit økja um inntøkurnar tí at onkuntíð verður sagt jamen vit skóru tá ið við hesin her trý hundrað og seksogtrýss ella hvat tað var tá milliónunum og tað tað koyrdi jú bara fínt altso er akkurt sum at mann far eitt ela annað bara upp at koyra tí at mann kapa kappar av eg haldi ikki tað er so einfalt og tí er tað ofta tað sum eg sakni tað er hetta her ja latið okkum hyggja upp á hetta her men men kom nú við eini boð hvussu vit kunnu fíggja hetta her og tá ið mann so fer eftir ferð sær hesar her flokkarnar sum taka undir við slíkum koma við uppskotum um at økja útreiðslurnar altso mann mann tosar um yvirtøkur av av handaslag um løgregludómsvald tað var einar hundrað og tjúgu milliónir um árið tað er uppskotið havi vit viðgjørt og og ikki tikið undir við tað er altso ein ein øktur rakstrarkostnaður upp á hundrað og tjúgu milliónir hvussu skal tað fíggjast tað kemur ikki bara av ongum og tekur mann tað yvir so vita vit gott tað at vit vita øll at vit mangla í nýtt fongsul til dømis tað tað kosta kanska kostar hundrað ella tvey hundrað milliónir og so ertað her nú við at við óheftini av ríkisveitingini at mann skal niðurlaga tað í í nøkur ár til mann kemur upá ær seks hundrað milliónirnar sambandsflokkurin hannhevur verið við til yvirtøku har tað gevur meining har tað ikki gongur útyvið vælferðina sum et plagi at siga men komni við einim boð upp á hvussu vit kunnu undivera hetta her og tá ið mam so sigur tað at mann bara blívur avhangur av hesum her so so er hettaher ein trygg inntøka og og sambandsflokkurin hevur ongantíð líkasum lagt skúla upp á tað at vit vilja hava ein sjálvberandi búskap men vit vilja hava nøkur fakt á borðið ogtað er tað sum manglar takk fyri
ja hóll at reyna tykkum føran í viðmerking
jatakk fyri formaðurin magnus rasmussen hann sær hendan stóra týdningin í í ríkisveitingini kundi hugsað mær at spurt hanumum seg eisini sær týdningin í tí ati vera sjálvbjargin hevur tað ongan týdning at sambandsfokkurin hevur annars smelda úti bæði tíðum og javnan at mann tekur undir við einum sjálvberandi búskapi altso í staðin fyri tað virka eitt sindur sum at at sambandsflokkuin leggur upp til at at tað er uppgávan hjá øllum øðrum at prógva at vit stóra sjálvbjargin ella sjálvberandi hevur sambandsflokkrin ikki eisini eina hugsan umtað um hvussu mann kann koma tann vegin takk fyri
magnus rasmussen
tak fyri harra formaður altso vit hava nógv boð upp á hvat vit skuldi gera áðrenn vit fara í holt við sjálvar ríkisvoytingina men tá ið mann nú kemur við einum uppskoti so haldi eg er ikki for nógv for langu at mann hevur eitt boð upp á hvusu man kan fíggja hetta tað er tað er tað sum eg sakni at mann kemur við einum boði upp á hvussu kunnu vit fíggja efta her tað er tað er tað sum er líkasum afturvendandi altso hvat er ja hvørjar inntøkur skulu vit hava afturat ella hvat er tað sum vit skulu broyta uppá ella spara uppá kom við einum boð upp á tað so vilja vit sjálvandi hyggja o hygja up á tað tað er tað sum eg sakni og sambandsflokkurin teg er ikki tað fyrsta ferð eftir tí ríkisveitingini tí at tað eru nógv onnur ting sum eiga at fáa st po beint áðrennman fyri holt við ríkisveitingina takk fyri
torbar jakobsen

so er tað magnus rasmussen takk fyri at
har r fár mærur jú jú mann kann mann kann vinkla tað ymiskar vegir tað tað sigur sjálvt at at tað onga týdning hevði tá við teimum milliónunum sum blíivu vekt ta ta tað er ov nógv sagt men vit í sambandsleggihavi altíð fyri eg hilduð okkum til veruleikan og og so kundi eg hóskandi spurt so kundi eg hóskandi spurt bara líkasum ja men mann tosar um at mann hevði hálva aðru milliard í yvirskoti seinasta skeið og so sum etva jacobsen som væl par at taka til hvussu hevði so verið hvussu eingin blokkur var takk fyri
ja so er tað páll á reynatúð
orði gersuvæl takk fyri formaðurin ja tað er ótrúligt allíkal at sjálvt um tingini verða skorin so nógv út í papp av søguni síðani síðani heildarveitingin bleiv lækkaður og mann sær hvussu stóran framburð a føroyska samfelagið hevur hevur havt he síðstu tjúgu árunum so blívur mann við at tí halda um at at einki má broytast sjálvt ikki tað mest natúrliga hevur verður sum er at at at royna at verða sjálvbjargin minnilutin eg sjálvur ruttvang og jógvan skorhaim hevur hesar viðmerkingar til hetta málið í einum felagsáliti tað er av avgerandi týdningi fyri land okara og fólkið her býr at skipa føroyska landshúsarhaldið á haldførum grundarlagi eitt samfelag sum byggir á inntøkur vunnar úr teirri vitan tí tilfeingi og tí arbeiðsførleika sum er fallið okum føroyingum í lut sum borgarar í einum av heimsins bestu blettum at skipa føroyska samfelagsbúskapin á sjálvberandi grundarlagi siga allir flokkar seg vilja uttan mun til hvønn politiskan hugburðsflokkarnir hava um føroyar sum sjálvsøðugt ríki kortiin velur ein meiriluti í nevndini at vísa útrætturhondini frá sær og mæla til at fella uppskotið búskaparliga gongdin hevur annars verið týðilig síðan heildarveitingin varð lækkað ug fastfryst fyri knøppin tjúgum áum tjúgu árum síðani ongantíð í føroya søgu hava vit sum samfelag ligt so stórum og mennandi verkætlanum havt so stóran og áhaldandi búskaparvøkstur og so nógv vaksandi fólkatal júst tað øvugta av tí sum allar myrkar afturaldskreftir spoddu tá heildarveitingin var lækkað í miðal er bruttutjóðar rúvtøkan í leypandi prísin vaksin árliga við fýra komma seks prosentum árini frá nítjan hundrað og áttaoghálvfems til tvey túsund og einogtjúgu greiðar tilsipingar um at við viljanum til sjálvbjargni fylgir eisini vøkstur við ábyrgd fylgir eisini framburði tíðin er búgvin at finna semju um búskaparlig sjálvbjargni í føroyum livistøðið í føroyum er farið upp um tað í danmark og grundarlagið fyri framhaldandi at hava danskar rakstrar innspræling í føroyska samfelagi er tí ógrundi hinvegin bendir alt á at donsku pengarnir í føroyum skapa dømir um búskaparliga fyribrigdi hálvlendska sjúku har samfelagsraksturin leggur seg á eitt ónatúrliga høgt støði í mun til framleidni í samfelagnum minnilutin velur samstundis møguleikan at gloppa dyrnar fyri breiðari semju samsvarandi búskaparvøkstrinum um at marka heildarveitingina til íløgur burturav meðan heildarveitingin stigvíst verður tikin niður í eitt áramál við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkis uppskotið og so kann eg leggja afturat formaðurin at at tað er at tað kennist ómetaliga løgið at standa heri góðtjúgu ár ella umleið tjúgu ár aftaná at heildarveitingin varð lækkað við trý hundrað og seksogtrýss milliónum krónum hava tann sama tað sama stríðið tann sama dystin um tær somu krónurnar hevði nærsagt at at vit sjálvt um vit síggja at tað sprettur og spírar rundan um okkum at føroyska samfelagið er í í veruleikanum er fagrasta blóma hóast vit eru hótt av einum einum pandemi so hava vit megnað at at lytt samfelagið fram á leið við ómetaliga stórum vinnuframbrotum við ómetaliga stórum samferðsluframbrotum og sanniliga eisini við stórum mentanarligum frambrotum og kortini kortini skal mann standa her ár aftan á ár aftan á ár og royna sannføra afturáls krefturnar um at um tað sum er so natúrligt sum tey síggja beint fyri eyguna á sær at her er vøkstur her er møguleikar hetta er ta samfelagið sum sum vit hava fingið at at menna og og flyta frameftir tað er øgiliga freistandi at at svara aftur og far inn í tann vanliga retorikkin millum millum sambandskreftirnar og ogtjóðveldiskreftirnar men eg fari at standa ímóti í hesum umfari og lata tað bara standa eftir at allir flokkar hava alment boðað frá atteir ynski ein sjálvberandi búskap og hetta málið var í hvussur ein útrett hond frá frá okara síðu um at royna at finna semju um tað og eg kann bara siga tað at vit framvegis standa við tað ynski tann møguleikan at finna semju og vit kundu kanska byrja við við at marka heildarveitingina til íløgur burturav soleiðis at hon soleiðis at heildarveitingin ikki gjørst ein partur av av tí dagliga aksrusamfelagnum tað hevði hvussur verið eitt eitt útgangsstøði sum vit vildu fara til samráðingar upp á frá tjóðveldissíðu takk fyri formaður
ja takk bjørt saman sær eina viðmerki
ja takk fyri eg haldi tað er øgiliga gott eitt gott álit sum pállareynatúgvu og og og hini hava skrivað her í mun til rutt vang og og jógvan skoriheima havg skrivað ø men eg hugsaði at um pállareynatigvr kundi huglætt a lítið sindur um eisini hetta her við tá ið mann gerst fíggjarliga sjálvbjargin sum er grundarlaga fyri at gera sær ein sjálvstøðug tjóð hvat er tað so fyri amboð o mann kann fáa afturat teimum vit hava í dag nú tað eru so nógv inni her sum er so bekymraði um at hvat skulu vit liva av hvar skulu pengarnr koma frá hvørjar møguleikar sær pállareynatúgvu mann kanska fær sum land tá ið mann tekur ábyrgd og stendur á egnum beinum takk
pállar henni tykkum
takk fyri harra formaður eg haldi at vit hava prógvað tað í fleiri umførum í fiskivinnusamráðingum hvønn týdning hevur tá ið tú tá ið tú fær ávirkan á á tína egna tína egnu samráðingarstøðu har er tað soleiðis at har hava vit søguliga sæð hava vit fingið ein eina ein leiklut har sum vit í veruleikanum yvirskorað í mun til tey formligu rættindini sum vit sum vit áttu at havt við sjálvbjargunum við tívið fullveldisttøkuni um at somu at siga so fáa vit eisini møguleikan fyri at gera handilssáttmála og vit vita hvussu stóran týdning teir hava í í í dagsins safelag ttað ber øgiliga væl til at at liva væl við góðum handilssáttmálum men tað bers samliga eisini til at vera rættiliga útistongdur og niðurfrystir uttan uttan teira handilssáttmálanum og teir fáa vit ikki ígjøgnum uttan vit hava uttan vit hava ræði yvir egnum landi til at gera teir og harvið eisini vera partur av av trygdaravtaluum og annað líknandi so so tað fylgir øgiliga nógv gott við at vera sjálvbjargin í landi sjálvt um teir sjálvandi eisini innibera tá fær tú endaliga á
byrgdina av landinum takk fyri ja tak so er tað næsti røðari sum far morði aksel ve johannesen
gerso væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru tvey uppskot sum er viðgjørd undir eynum frá tjóðveldi tað er um gera eina broyting í búskapargrunnur føroyar og um at skerja ríkisveitingina og koyrandi pargrunn so líðandi og eg eri ein einsamallur kviski siga a eg eg taki ikki undir við uppskotinum tað sama sum samgonguboðn gera men eg havi mínar egnu viðmerkingar minnilutin aksel ve johannesen tekur ikki undir við uppskotinum skal ríkisveitingin lækkast eigur hetta ikki at ganga út yvirvri grundleggjandi vælferðartænastur ella livirkorini hjá miðal hampa føroyinginum skal fortreytin fyri einum sjálvberandi búskapi vera til staðar krevst at vit føra ein ábyrgdarfullan og skynsaman fíggjarpolitikk undanfarna samgonga hevði eitt samlað yvirskot á eina komma fimm milliardir krónur seinasta valskeið lán vórðu niðurgoldin og peningurin varð settur í búskapargrunn hetta við tí endamáli at tryggja haldføraí búskapinum og hjá landskassanum at vit høvdu nakað a standa ímóti við tá vit fóru at verða rakt av niðurgangstíðum um sað verður burtur frá eingangsútreiðslum í sambandi við koronu hevur sitandi samgonga hesari fyrstu átjan nítjan mánaðarnir av valskeiðinum økt raksturin við á leið seks hundrað milliónir krónum økt íløgurna við næstan tvey hundrað milliónum krónum og givið lættar á inntøkusíðuna umleið hundrað og álvtrýss milliónir krónur sostatt er landskassin farin frá einum yvirskoti at slaka hálva milliard árliga í tvey túsundog nítjan til eitt undirskottá tað ikki verður førdur um ábyrgdarfullur og skynsamur fíggjarpolitikkur ber tað ikki til at skerja ríkisveikina uttan at tað fer at ganga úti yvir grundleggjandi vælferðartænastur og livirkoyrini hjá okkum føroyingum við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri hara formaður ja takk fyri
torgar jacobssereina viðmerking ger so væl takk fyri at

so er tað aksel johansen
ja takk fyri har formaður javnaðarflokkurin er ein samríkis slokkur í tí liggur at vit hava alarfara úr ríkisfelagsskapinum men halda vit skulu vera í tí felagsskapinu sum eru í tí øll hava tørv á at vera í onkrum fefelagsskapi sjálvt týskland við fýrs milliónum íbúgvum er í eini felagsskapi saman við es og danmark er nú ikki ringasta saman við men málið hjá javnaðarflokkinum tað er sjálvandi at vit innan fyri hendara felagsskapurin skulu gerast búskaparliga sjálvbjargin men tað skal gerast ein slíkan hátt at ikki gongur útyvir livirkoyrini hjá okkum føroyingum og ikki gongur útyvir og tivir kjarnir vælferðina er klára við tað so er javnaðrf okkum við upp á tað men sum eg sigi hison álit nir so má man føram skynsaman og arbertarfulla fíggjarpolitikk og tað hevur sitan til samgonga tíverri als ikki sgjórt
so er tað pállareynatygvu formaðurin
tað ver kanska freistandi at spyrja táverandi løgmannum tað hevði verið gjørligt við teimum fortreytunum sum vóru galdandi undanfarnu samgongu at ella um tann búskaparpolitikkurin var so mikið sjálvberandi í eyguna á á formanni javnaðarfloksins at tað hevði verið ein nóg góð støða til at mann fór inn í reellar samráðingar um at skerja heildaveitingina takk fyri
aksar johannesen
ja hevði tann tann fíggjaog búskapapotikkurin sloppi hildu fram í nøkur ár afturat so hevði tað uttan iva at verið møguligt tí tað er soleiðis at tað fer tíðima an tír yvirskot nøkur fá ár so inniber tað ikki at nú stendu tað so væl til at nú kann mann skerja ríkisveitingina ella skerja inntøkurnar í generelt hjí landskassanum minnast til at áðrenn tvey túsund og átta tvey úno fimtan hevði mann eitt hall á tríggjar milliardir og í farna valskeiðinum ett yvirskot á eina koma fim milliard fyrst má mann royna seta skuld niður og seta pengar til seiðis tá iðman gjørt tað aftan á nøkur ár so er tað eisini rúm fyri at taka størri ábyrd av hesum samfelagnum sum eg haldi flest allir flokkar av løgtingi í øllum førum átti at viljað tað kan ikkivera mál at man ikki vil taka fíggjarliga ábyrgd av hesum samfelagnum sjálvandi sjálvandi má tar vera mál spurningurn bara hvussu vit gera tað á ein skilagóðan hátttakfyi haformaður
ja tað so er tað siriísten berg sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi heta er eitt gott mál eitt týdningarmikið mál tað er tað síðsta málið sum kristinahálfóst gjørdi áðrenn hon fór úr løgtinginum og legði tað fram sum eitt boð upp á ein máta har mann kundi gera eina semju upp á tvørs á flokkunum um at gera búsaióheftan av ríkisveitingini og tað er ívtu skrúva soleðis saman sum tað er fyri at at royna at vitkumdu ikki tappar til at fáa eina breiða semju í veruleikanum snýr tað seg um um mann vil standa á egnum beinum ella ikki um okur sjálv skula taka ábyrgd av samfelagnum um okur sjálvi vilja umboða okum um okur sjálvr vilja gera tær avtalur sum okur halda eru rættar og tæna føroyskum áhugamálum um okur vilja taka av teimum møguleikuum sum eru við at fáa ymiskar limaskapir sum mann í løtuni ikki kann fáa til dømis har sum danir eru frammanundan og so víðari og tað átti at verið soleiðis at óðansæð um mann var ósamdur um at loysa ella ikki so átti allir flokkar at kunnað staðið saman um tað at mann kláraði seg fyri teir pengar sum mann hevði so var mann hvørfall komin ta stigið at mann hevði gjørt fíggjarlógina óavhangia av blokkinum

tað var ótrúliga áhugavert at hoyra tey sum sótu og fortaldu frá hvat var hent í í fullveldssamráðingunum fyri tjúgu árum síðan og tað bleiv sagt nokv gott frá øllum teimum sum sótu í panelinum men eitt sum stóð eftir tá ið tað bleiv spurt um eitt boð upp á hvussu mann kann koma víðari hvat eta sum flokkarnir egua at standa saman um tá var gjøgnumgangandi hjá øllum at tað at vera búskaparliga sjálvbjargin fór at vera lykilin til at mann eisini kundi loysa tí at tað er ræðin myndir sum vóru brúktar undir fullveltslandsstýrinum tá i mann skuldi til at lækka blokkinum enn meir tað var at fara út og forskrekkja fólk við tí at nú vóru eingir pengar eftir til vælferð og tí mátti mann hava blokkin so í tí løtuni mann hevði fingið tað upp á pláss so átti tað verið lættari at fingið framt málini so hevur tað eisini verið sagt her í dag at okur noyðast at hava inntøkur okur noyðast at hava nakrar inntøkur og tí mugu okur hava blokkin og hetta verður sagt samstundis sum mann eisini hevur minkað um aðrar inntøkur til landskassan eg haldi tað stendur í álitinum at mann hevur valt at tikið hundrað og álvtrýss milliónir minni inn úrúr fiskivinnuni til dømis tað vil mann ikki taka inn men mann vil heldur taka pengar inn úr einum øðrum landi okur vita gott tað at blokkur er gjald fyri vald sjálvandi og í veruleikanum selja okra okra frælsi fyri seks hundrað og einogfjøruti milliónir og tað er

hvat er blívu verri í føroyum síðan blokkurin bleiv skorin tað haldi eisini man gott mann kann kann spyrja seg sjálvan um hvat etað sum er blivi so nógv verri enn sum sum mann hoyrir alla tíðina eg haldi okur hava ongantíð havt tað betri okurhava ongantíð havt betri vælferð okur hava so at siga einki arbeiðsloysi okur hava góðar útbúgvingarmøguleikar sum eru bara eru styrktir tey seinnu árini okur hava fólkavøkstur okur hava rakskt fólk our hava sterkt vinnulív okur hava alt tað sum skal til fyri at kunna standa á egnum beinum og um at veita eisini tað frá øllum øðrum heta her við at hava kunnstíðan stuðul inni tað hevur ongantíð verið gott hvørki í í vvinnuligum høpi eiga heldur tá ið tað kemur til eitt land okur búgva í heimsins kova okur hava ríkt náttúrutilfeingi sum vil sokur røkja tað væl eisini kann verða varandi grundarlag undir búskapinum okur arbeiddu nógv í seinastu samgongu við hesum her til dømis tað at fáa føroyskan ognarskap í fiskivinnuni tá ið mann setti forboð fyri útlendingum í fiskivinnuni tað var eisini fyri at teir pengarnar sum okra fiskivinna genererar skula verða verandi í landinum soleis at mann ikki kemur ta støðu at pengar sum verða skaptir her av okra náttúrutilfeingi kunna fara av landinum samstundis sum okur fara í eitt annað landi at búða um pengar tann støðan er púra absurd so okur selja okra frælsi fyri seks hundrað og einogfjøruti milliónir tað ber væl til at siga tað kann mann hyggja í tølini at okur høvdi ein sjálvberandi búskap í seinasti samgongu okur høvdu yvirskot og okur settu pengar til síðus og okur skuldu eisini havt fingið tað inn í samgonguskjalið tá at lækka blokkin tað tað er tað er so ein feilur okur fingu gjørt nakrar yvirtøkur men mann kundi gott havt gjørt meira á sjálvstýrisleið men tað vórðu pengar settir til viks soleiðis mann kann siga at tey sum komu aftaná høvdu í hvørfall rættiliga góðar fortreytir fyri tí men tað er einki hent á tí økinum ikki eitt einasta mál ikki eina yvirtøka t tað er einki í samgonguskjalinum tað haldi eg er tað haldi er ordiliga keðiligt so okur eru kanska í eini støðu har alkreftirnar hava tikið nokk so stórt ræði og vissu ikki teir flokkarnar sum hava fullveldi í sínum stevnuskrá nú taka seg saman og seta málið á skrá so veit eg ikki hvussu okr ellar skula gera og tað og og her er so hvørfall eitt boð upp á at mann geri fíggjarlógina óhefta av ríkisveitingini tað er í hvørfall eitt fyrsta stig visti mann fær at atkvøða ímóti tí altso so veit eg ikki hvussu nógv útlit okur hava fyrr fyri at koma víðari á sjálvstýrislági við ongum yvirtøkum og hælli á fíggjarlógini tað sær ikki serliga gott út so tað er at fáa okum til atur sog skjótast takk fyri
ja takk stóra viðmerking frá edvu jacobsen gjørt væl
ferðarformaður eg havi ofta nevnt tað fyrr tað er ikki nakað nýtt men nú bleiv tað
elga nógv tosa um hjá siristenberg um hvussu fantastiskt fýra árini vóru tá ið tá ið millum annað tjóðveldið var í samgongu men tað sum er øgiliga hugvekjandi tað er tað at við við einum donskum blokki upp á tvær komma fimm milliardir kláraðu tit at hava eina komma fimm milliard yvirskot ein manka upá eina heila milliard og so stendur mann her og tosar um hvussu fantastiska lættað skuldi verið at klára seg uttan blokk tað er ótrúliga ringt at fáa tað roknist ikki at ganga upp tí kundi hugsað mær at vita hvussu tær tvær komma fimm milliardirnar skulu vera fíggjaðar hvat skuldu verið minni í vælferðartænastunm ella hvat kundi tjóðveldið hugsað sær at sett púrastaastan bei tí at tað er en heil ein mank om á heila milliard mann hevði havt undirskots eingin blokkur var takk fyri frú forkvinna ja takk so er tað siri stenberg ger so væl
takk fyri fyri forhvinna ja við tí fíggjarapolitikki sum verður førdur í løtuni komu so slett ongan veg tað hevur ongantíð verið verri enn tað sama ja seinastu fýra árini vóru góð ta varð yvirskot á fíggjarlógini tað bleiv settur peningar til viks láðni skuldi minkaði og tað bleivu yvirtikið nøkur mál tað kundi gott verið gjørt meir men í løtuni verða einki gjørd uttan upparbeit ein stór stór skuld og tað er katastrofalt
ja takk fyri næsta røða er annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg helt at eg skuldi taka orðið í hesum málinum um at gera eina skiftisskipan um at gera føroyska búskapin og fíggjarlógina óheftað av ríkisveitingini tað sum er størsta forðingin fyri at okur ikki fáa skorið ríkisveitingina burtur tað er politiskt nagg og politiskt stríð tað er so tað er tað so kanska einkult tí her er ein meiriluti at føroya løgtingi sum tekur undir við at mann skal skerja ríkisveitingina at mann skal vera fíggjarliga sjálvbjargin at mann skal fremja tær yvirtøkur sum eru viktigar og vetalar fyri tann føroyska búskapin og fyri føroyska menning av øllumhandaslag men mann tekur steg ikki saman ttað lí veruleikin tað er so ræli leikult og so kann mann royna hendan við handan veg at fara í ymiskar samgongur og o fáa eina yvirtøku her og eina aðra yvirtøku har og fáa skorið eitt sindur í blokkinum her og og onkur frystur ann okur koma ikki eitt fet víðari og undanfarni røðari sigur lat okkum koma til jamen vistu tykkum koma til saman við javnaðarflokkinum so verður ta akkurát tað sama sum undanfarni samgongu har hendur einki har var eingin blokkurblokniðurskorð ikki ein ja gamal í har vóru onkrar yvirtøkur men ogv eisini sum fólkaflokkurin yvirtikið nógvar yvirtøkur saman við sambandsflokkinum og tað er fínasta slag okur koma nærri málin tá ið ið yvirtøkulógin er tømd har ikkir fleiri yvirtøkur eru eftir nú eru tað fáar eftir í í í yvirtøkulistanum so taðn størsta tann størsti munurin nú millum danmark og føroyar tað er sjálvi blokkurin og veruleikin fyri hesa samgonguni tað er tað at okur eru saman við sambandsflokkinum sum ikki gongur inn fyri at skerja ríkisveitingina og tað er eitt faktom sum okur mugu liva við og soleiðis er tað fullveldis samgongan hevði sum mál at gera føroyar sjálvbjargnar at fremja tær neyðugu yvirtøkurnar og gera eitt væl arbeiði fyri at alt var væl fyrireikað og og greitt úr hondum soleiðis at mann kundi fremja málini skynsamt eg haldi attá eg havi tosað við fólk sum arbeiddu við ella í teirri samgonguni ella í teirifullveldissamgonguni og embatsfólk sum vóru rundan um ta fullveldissamgonguna sum var tað ein ein glotti har var ein vón har var ein kós har var ein vissjón tí mann hevði eitt mál

linjaa tann sama vegin og mann og mann sá at tað var eitt formáll við tí arbeiðinum sum mann gjørdi ofta tykist politikkur í mínari vegð sum man rekur fyri vág og vind og so ger mann okkurt her m at gera okkurt har tail líkasum mann manglar eina yvirskipaða kós og eina yvirskipaða visjón hvønn veg far okur tá mann situr í einum bussi og tá mann situr í einari skútu tá skal mann helst vita hvønn veg mann skal sigla og eg føli ofta tá okur eru í í hesum at mann rekur eitt líti sindur fyri vágu vind man roynir eitt sindur her ug mann roynir eitt sindur tær mann roynir at respektera hvønn annan so gott sum mann og einaferð kann men men innast inni er mann øgiliga ósamdur um kósina og tað er tað sum ger tað okur i koma víðari

nú tosar mann øgiliga nógv um at skerja ríkisveitingina og tað eri eg púra samd við við teimum sum føra tað fram tí eg haldi adi fíggjarligt sjálvbjargini tá eri mann tá er mann sjálvbjargin tað klárar mann seg sjálvan so tað má vera tað allarfyrsta men tað sum eg ofta sakni í øllum kjakinum tað er hvussu okur kunna økja um okkara búskap hvussu kunnu okur fáa meira fyri ta tilfeingið sum í havin og svimur okur eru eitt tað ríkasta landið í heiminum ter íbúgva visti okur hugsa um tilfeingið men okur eru ett lítið sindur dovin at virðisøkja tað tilfeingið sum eg havinum svimur og skulu okur økja um okkara búskap og skulu okur í framtíðini eisini hava ein ávísan tryggleika í okkara búskapi so verðu kur noydd til at virðisøkja og at skapa tær neyðug marknaðaratgongdirnar fyri okkara tilfeingi

eg haldi atsaman við sambandsflokkinum hava okurframt nógvar góðar yvirtøkur og tað eri eg ótrúliga glað fyri tí tað gongur jú eisini eitt sindur ímóti teirra hugsjón mo allíkavæl sum roynir mann at laga seg eftir hvørjum øðrum og tað havi eg stórar respekt fyri men skal mann veruligani gera inntrivið ríkisveitingina so so er tað ein onnur samanseting sum skal til og soleiðis er tað bara takk fyri frrú forkvinna
ja takk her eru nakrar viðmerkingar har vóru póldstøttir ger so væl
takk fyri frá fólkum ja tað er rætt at undanfarna samgonga fekk ikki framt nakað blokk niðurskur men vit fingu tó fastfristan aftaná at samgongan sum sat áðrenn tað sum verður somu samgonguflokkum sita nú gjørdu tað dár at gera far niður á fólkating á biddaragongd altso í ár í tvey túsund og ellivu at fara á biddaragongd men eg hugsi at spyrja mikkel olsen sum eg meti sjálva vera partur av hvussu er á loysingarvegnum í fólkaflokkinum hvat um heldur um ta fíggjarstýringina sum jørgen niclasen og odda stendur fyri beint nú hvussu vit fáa ein sjálvberandi búskap av tí fíggjarstýringini sum jørgen niclasen stendur fyri takk fyri
ja takk annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna nú kom hervørd posdóttur inn á tað sum eg nettupp var í sensurin í røðuni hjá mær ati tað er líka mikið um tjóðveldið fer saman við javnaðarflokkinum ella tjóðveldið fyri saman við sambandsflokkinum tjóðveldið fer ikki framt sín politikk við einum flokki sum ikki gongur inn fyri tí og tað saman við fólkaflokkinum fólkaflokkurin fer heldur ikki framt tey savnhald sum eru í okkara stevnuskrá tá okur eru saman við samríkjarflokkum og soleiðis er tað bara og tað virðir mann man verðir ta samstarvið man eru í og tað skal mann o og og tað tað er væl soleiðis mann hevur valt at samanseta føroyskapolitiska landskortið og tað fáa oku irst gjørt so øðiliga nógv við í mun til fíggjarstýringina hjá hjá landsstýrismannum í fíggjarmálum so vil eg siga tað at okur roktu eitt árnaverður tá hendan samgongan tók við sum var korona og ja her eru sikkurt inntriv sum skula gerast men hinvegin so hava okur eisini økt um økt um játtanina til eitt nú landssjúkrahúsi og til almannaverki sum eg eisini eru øligaglað fyri so tað er eisini viktigt at okur føra ein góðan sosialan politikk og tað sjálvandi sest eisini á øktu útreiðsluna á fíggjarlógina menn vit skula nokk fáa tamarathald á tíð og fáa ein sjálvberandi búskap eisini við sitandi lansstýrismanni
ja takk so er tað edva jacobsen
hevur tað takk fyri forkvinna hugsaði at spyrja annika olsen í sambandi við tað at vit hava sum hon sjálv hevur sagt sett nakað góðar tænastur út í kortið í hesi samgonguni sum komu til vit hava vit hava styrkt nógv um okkara heilsuverk og innan fyri almannar verki men metir annika olsen ikki eg veit at annika olsen hevur eitt so brennandi loysingarhjartum eg vil siga at hon hevur hon hevur eina stressaða tilveru í einari samgongu saman við sambandsloysnum hon er øgiliga neyð um hvussu hon skal fáa ført sín politikk út til lívið tað kann vera eitt sindur stressandi vil eg siga hvussu hugsaði anniku olsen at mann kundi fíggja eftir við sum mann nú tók blokkin burtur bara so eitt eina hugleiðing skal tað vera hægri skatt til vinnuna ella skal skatturin til borgarin upp ella skal tænastuna forverra hevur erakrar tankar í sjálvsført hjartanini hjá anniku olsen takk fyri frá forklinnu
takk annika olsen eis út úr hjartanum
nei eg havi tað avbera gott aman við sambandsflokkini eg haldi at sambandsflokkurin er ein góður samstarvsflokkur okur hava fingið framt nógv góð ting saman við sambandsflokkinum serliga á sosiala hvat eg fegnist almikið um tað sum eg haldi mann eigur at gera sum eg eisini nevn við mínari røðu tað er eitt øki um búskapin tað er tað r alla tíðina ta ja men bistveskerja um ríkisveitingini suvorðu hattaskorið og suvorðu hattaskrið og suvorð hattaskorið g suvorðu hattaskorið jamen hvat við at gera nakað við tær øktu inntøkurnar og teir øktu møguleikarnir okur hava fyri at økja um inntøkumøguleikan hjá okum við tilfeinginum hjá okkum okur fingu skaffa økt virði í pilagiskum tilfeingi uppá eina heila milliard meðan jakub vestegaard sat sum landsstýrismaður í fiskivinnumálum hugsa teg til vist mann fekk økt tæ milliardina til tvær kanska tríggjar í øktari virðisøking og fingið tær neyðugu atgongdirnar til tær marknaðir sum eru áhugaverdir millum annað russland bretland og og kina usa eg síggi fyri mær at okum kunna fáa fýra ella fimmfalda so nógvar inntøkur vistu okur bara at bera okkum rætt at so tað pjóðast
tíggju niðurskorðir í nakrari vælferð ja takk erhard joensen ger so væl
takk fyri forskriðina annika olsen segði tað í sína røðu at loysing av vongurin hevur meiriluta fingið so tað er bara at fara í gongd men tað sær út til at hugurin at loysa kann ikki vera størri enn so tá ið man ikki við meiriluta kann fáa loyst og sleppa burtur úr hesum her okinum sum tað verður kallað so eg trúgvi at tit eru mest mest orðaskaldir og alt sindur av skuldspæli afturat so tað er bara mín viðmerking har frú forskri

ja takk fyri frú forkvinna ja tað kann tykjast so tað kann tykjast so og soleiðis hevur tað verið í nógv ár síðan fullveldssamgongan sat at mann hevur ikki torað at tikið lógvatak saman og so ma mann virða tað skipan sum er og eg virði tey samstørvini sum eg eri í sjálvt um eg havi eitt brennandi ynski og ein brennandi áhuga fyri at fáa føroyum størri sjálvbjargni so virði eg tey samstørvini sum okur eru í men tað merkir ikki at hugsjónrin ikki er har men tíverri so sær út til at loysingarflokkarnir á tingi hava øgiliga trupult við at hava dirvi til at taka seg saman og ganga í samgongu og tað er so ein veruleiki mamann fyri at halda seg til og kanska verður tað betur kanska verður tað verri eg veit ikki men tað er har ið skógvurin trýstir og so kann mann tosa herfrá og til æviheitina um at skerja ríkisveitingina tí hon var ikki skorin so leingi sum mann ikki tekur seg samanja
takk so er tað sigur í steinberg ger so væl
takk fyri hara formaður frú forkvina fíggjarlig sjálvbjargni eigur sjálvandi at vera mál hjá okkum øllum og eri samd við angoolsen í at við teimum møguleikum okur hava og tí ríka tilfeingi sum er so eigur mann at kunna virðisøkja og framleiða seg eisini burtur úr tí og skapa tann vøkstri sum skal til men so má mann eisini hava reglur sum tryggja tað at pengarnir koma á føroyska samfelagn til góðar millum annað at seta stopp í sín útlendska ognarskapinum tað kundi verið eitt stað vart tað eina øh men anguolsen fortaldi eisini um hetta her við at tað manglar ein kós tá tað kemur til tað tjóðskaparliga tað manglar ein kós og tað manglar it dirvi at fara tann vegin men hvat e ta sum fólkaflokkurin ynskir altso er fólkaflokkurin stadvek sflokkur er tað tað vinnuliga sum kanska hevur tikið yvir og hetta her ta tjóðskaparliga tellir ikki so nógv meir tí hvussu er tað forlemmist at mann situr við ella hvat er tað sum ger tað at tað slett einki er í samgonguskjalinum hesi ferð tað máti sum verið okkurt har er slett einki
ja annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna jú fólkaflokkurin er ein sjálvbjargningsslokkur men fólkaflokkurin hevur ikki verið í nakrari sjálvstørussamgongu síðan fullveldssamgongan sum var og tað er so eitt faktur mamma fyri at halda seg til og harvið hevur mann kanska eisini niðurtónað tann politikkin og tr tæ røddirnar og tað vil so vera í virðing fyri teimum mann er saman við men tað merkir ikki at mann ikki hevur eina sjálvbjargnis at sjálvbjargnis hjarta vist mann kann kalla tað soleiðis í mun til tað fíggjarliga so haldi eg tíverri ofta at okur merkja at her er ein sovorðu ræðumynd sum altíð verður teknað visti maskerurin í ella í blokkinum jamen so gongur tð út yvir vælferðina tí kundi eg hugsað mær at okur tóku kjakið um virðisøkingina og hvussu okur kunna økja um inntøkumøguleikarnar fyri hetta landið loftrúmið til dømis tvey hundrað milliónir kundu okur fingið burtur úr loftrúmini somku tordi og vildu yvirtaka loftrúmið bara far at taka eitt dømi takk fyri frú forkvinna
ja takk næstur at røða er torbjørn jacobsen ger so væl

ja takk fyri so fær edva jacobsen høvi at
leggja afturat takk fyri frú forkvinna eg skal ikki hava sama sitat sum í gjár men eg kundi hugsaðmær at spurt í sambandi við hetta her at nú hevur torbjar jacobsen ikki siti á tingið hesi fýra árini hvar ið í tjóðveldið sat við tað heilt stóra róðrið og kundi gjørt tað fíggjarliga sum sum tey yngstu visti torbja jacobs var partur av tjóðveldi í síðstu samgongu vildu vit so staðið í dag og havt somu ríkisveiting sum vit høvdu í fimtan hetta eit sindur áhugavert tí at mann tosar allan dagin um hetta stóra yvirskotið men vit komma tvær komma fimm milliardir í ríkisveiting hevur mann eina komma fimm milliard í yvirskot har er haltsu har manglar ein milliard í vissu eingin blokkur var hvussu hevð roksað ikki tað út vist torvar jacobsen hevði sitið og verið partur av síðstu samgongu takk fyri frú forkvina
ja takk torbjørn jacobsen ger so væl

ja takk næstur at røða er heðin zachariasen
takk fyri frú forkvina nú verur tað tosað nógv um hetaher vit nú hava eg tosað øgiliga nógv í dag um ella tað hevur verið tosað nógv um radaran og og síðani koma við til eitt sovorðut máli sum hettar og lat meg siga beinanveginar at eg fari so ikki atkvøða fyri hesum her uppskotinum og fyri og eg havi ikki ringa samvitsku av tíð meti meg sjálvan at vera absolutt á tí leiðini og á tí veingjunum sum at mann eigur at at at klára seg í egnum landi og tí havi eg faktiskt slett yvirhøvur ikki trupulleikar av at atkvøða ímóti hesum uppskotunum og tað er eisini út frá tí at at visti mann hyggur eftir tað sum tann politikkurin sum hevur verið førdur altso mann hevur sitið í síðstu samgongu mann hevði fíggjarmál mann gjørdi einki við tað og mann plagar at siga at snikksnakk plagar mann at tosa um viðhvørt tað at at tað verða tosað nógv og handlað lítið men eitt er púra givið at visti tú ikki setir tær eitt mál at koma frá punkt a til punkt b so kemur tú ikki og tað er í grundini tað sum manglar í føroyskum politikki hvussu visti mann tosar um at koma nærri á fullveldisleið og fyri at kunna koma tað mann plagar at siga politiskt frælsur fyri mær er tað eingin neyðugur tú krevur at vera fíggjarliga frælsur fyri at fáa t í politisk frælsi og tað er eingin annar sum ger tað uttan sjálvur og so kann mann siga hvussu ger mann tað øh vit kunnu hvussuer staðfesta tað at tann rísveiking sum vit fóa í dag sum er seks hundraðog hlvtrýss milliónir eitt annað sum eg haldi eri nokk so interssamt tað er tað at hvussu nógv skula vit framleiða fyri at hava tæ somu ta somu upphæddina eftir og tá ið eg sigi tað so ljóðar tað sum tað nú skal mann fara inn líkasum at royna at forsvara hesa upphæddina tað e sletti ikki tað at gera eg sigi bara hvussu nógv skal mann framleiða fyri at hava seks hundrað og hálvtrýss milliónir eftir í nættu tað kundi verið interesamt og tí er tað eingin ivi um at tað er ein vinnupolitikkur sum skal setast útil kortið sum síðani flytur føroyar fram á har til sum mann tú ætlar sær soleiðisnar at tú klárar at framleiða til tað sum tú sjálvur til títt egna húsarhald og eg tími øgiliga illa at so sað hanat venda aftureftir men eg kann ikki lata vera við at nevna at mann frá í nítjan hundrað og áttaghálvferðst til tvey túsund og tvey tá lækkaði mann bloksstuðulin men mann segði tað koma ikki í gildi fyrr enn tað skeiðið sum kom aftaná og tí er tað kanska so øgiliga nevnt at tosa um hetta her tá mann hevur ábyrgdina sjálvur so er tað kanska lættari bara flyta tað framman fyri sær og siga tað vit bíða til tað kemur til næsta at taka við men tað er eingin ivi um atsum sum samfelag sum tjóð sum politikarar so so hava vit ymisk mál sum vit seta okkum fyri og tað e aleingin ivi um at vit eiga at arbeiða fyri at føra ein búskaparpolitikk sum gera at vit kunna vera sjálvbjargin og vissu vit nú hyggja eftir framgongdini í samfelagnum so kunna vit staðfesta tað at vissu vit ikki høvdu havt uppisjóvarflotan og vissu vit ikki høvdu havt alivinnuna sum hon er í dag so hevði vit so høvdu vit slett iki verið har sum vit eru og og og tað kann mann siga at tað vísir eisini øgiliga nógv hvussu tíðirnar broytast visti tú fara inn á kommunala goyran so vist tú fært aftur og hygga í eini tjúgu ára aftur í tíðina so sært tú hvussu nógv í tann kommunali goyurin hevur útviklað seg frameftur við framburð og tað er tí at tú arbeiðir hvønn dag fyri at at menna teg fyri at menna teg sum persón sum fyritøka og sum land og vist tú ikki set tæir tay í málini so kemur tú ikki lekki hær til og tí eri eg faktisk samdur í tí sum mann evur tað sum e verið ført fram bæði av terba jakobsen og tað sama av anniku olsen eg trúgvi at trupulleikin er at mann politiskt teir flokkarnir sum standa fyri ein sjálvberandi búskapi teir eru so langt frá hvørjum orðum at at ja at eteir kunna teir hava faktisk síðstini tater slettiki kunna arbeiða saman og oso kann mann siga hví um endamálið er tað mann ikki vil tað ella ikki eg veit ikki men tað er nevnt at tosa um tað tá ið onkur annars skal gera tað og hetta skal absolutt ikki vera nakað til at peika eftir nøkrum men visti tú ikki sættar at mála flyta teg herfrá hartil so kemur tú aldrin har til men men frú forkvinna í hesum førinum her hava eg eitt konkret mál men sum sagt eg fari ikki at atkvøða fyri tí og eg havi helst ikki ringa samvitskur av tí tí hetta verður ikki tað sum sum sum ger tað at um tú vísir at tú ert ein ein ein einein ein uveldspolitikari ella ein sambandspolitikari absolutt ikki takk fyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar fyrst bjørt samuelsen ger so væl
ja øógvuliga samd við jenis sagariasen í at tú mást seta tær mál og so fara í gongd í hesum førinum at sleppa av blokkin tí at vit skuldu blíva við at bíða eftir til vit hava ráð og til vit hava altso ynskini um at hækka útreiðslurnar eru so í normar alla tíðina at mann kanikki bíða eftir tí tí so fer tað ongantíð hendi men eg fari at spyrja vin sagariasi hvat hann heldur um sjálvt uppskotið tí tað segði hann ikki so nógv um uppskotið gongur út upp á at vit kunnu seta helvtina av tí vøkstrnum sum er inn í landskassan at seta helvtina av tí í búskapargrunn og tá ið tann vøksturin svarar til ta játtanina vit fáa úr danmark á hvørjum ári at so avtekur mann blokkin í seinasta lagi tá eg haldi at tr egvuliga pragmatiska uppskotið atlar spyrja vði sa gariasen hvat heldur hann um tað at taka ein part av vøkstrinum av inntøkum á fíggjarlógini ella sum koma í landskassan og seta tað í búskapargrunn og so brúka tað til at niðurlega blokkin við takk fyrija
takk heðisachariasen ger so væl
takk fyri hugskotið er fínt men eg haldi vit øll inni her vita at tá ið tú skalt fara inn og gera nakrar setarnar skrúvum í at tú táttar eitt sindur í tá kvínir tú hvørji jørðini og tað trúgvi eg at tað er spurningurin hvat klárar mann politiskt vit vita at so vit hyggja eftir so so tosa vit bara um hvat hvør einstakur skal hava og og tað hevur verið avbjóðingin tað er eingin ivi um tað og tá mann tosar um tað hvussu tú skalt brúka pengarnar so vit altíð metta at til dømis nú tosa vit um rakstur vit tosa sum íløgur vit tú tekur á tí kommunala goyranum so vit altíð hildu tað at at avbjóðingin í tí er nemliga tað at tú klárar at halda ein balans ímillum tað sum eitur rakstur og tað sum eitur íløgur men hugskotið er fínt men tað er eingin ivi um at tað skal eitt tak til at gera tað takk fyri
ja takk pálla reynatúgvu ger
takk fyri frú forkvina mær dámdi vælrøðuna hjá eðinsachariasen serliga tann partin at mann ikki brúkar alorkuna upp á at líta aftureftir men at mann setir sær mál frameftir eg kundi hugsað mær at spurt einzacriasen um hann metir at at vit gera nóg mikið við atvíðari menna burtur úr tí tilfeingi sum vit hava gera vit nokk í mun til at skapa inntøkuvøkstri í samfelagnum eg hugsi bæði um uppisjóvarvinnuna um fiskivinnuna men sanniliga eisini um um alivinnuna eiga vit at ekspandera aliøki út á hav og so framvegis hvørj hvørjar vissjónir hevur henda samgongan um at skapa virðisvøkstur og og og virksemisvøkstur takk fyri
ja takk heðinzachariasen
takk fyri eg haldi eg segði tað eisini í í mínum ynnlaki at eg haldi at tað sum er øgiliga umráðandi tað er tað at mann hevur ein ein ein vinnupolitikk sum absolutt hyggur frameftir sum absolutt er inni á tí banaðn sum pollarenatigur ver inni á het her at tú víðari mennir produkti og so víðari og tey produktini sum vit hava eg haldi t vit hava nógv dugnaligur vinnulívsfólk í føroyum vit síggja innan fyri alivinnuna tað er ein øgiliga útviklingur g eisini innan fyri uppsjóvarvinnu so víðari og mann kann siga tað vinna sum vit livdu av heimaflotunum og og botnfiskurun og so víðari tað er kanska tað hevur seði hanni havt alvorligar avbjóðingar og tí er væl eingin ivi um tað at skalt tú koma longuri á fullveltsleið á sjálvstýrisleið og einum sjálvberandi búskapi so er tað ígjøgnum vinnuna tú skal gera tað og sjálvandi eisini við at halda eftir í útreiðslunum í í í samfelagnum og rakstrinum takk fyri
ja takk torbjarn jacobsen ger so væl

ja takk heðin zakariasi
ja takk fyri nei tað er væl eingin ivi um at tað er tað sama innan fyri fri innan fyri tá tú heur drívur ivinnuvirkið og sovíðari tú fert í holt við eina vinnu tú hevur nakar forvanningar til framtíðina og sovíðari og so øgiliga oftani so gongur ikki akkurát sum hann roknar við at tað fer at ganga men tað kann ganga verri tað ganga eisini ganga betri men tað taðer væl eingin ivi um at vist tú ikki gert tað og ikki prøvar tað so kemur tú ikki har til og tí er tað eisini øgiliga umráðandi sum sørma jakobsen eisini var inni á tað er taðt at tað fyrsta sum er tað er at tú settær málið og tú gert tær ein eina ætlan um hvussu hvussu kemur tú har til og tá ið tú so fert til verka hvat er tað tú fert at gera og oso tað er eingin ivi um at at tað kemur ikki at ganga akkurát sum hann roknar við men so tillagar tú teg á vegnum men tað betýðir í grundini eisini at tað kemur eisini at at at ávirka í samfelagnum í ta tíðina ið tað verður arbeitt við hesum her og tað verður altíð ein tíð sum taðgangar uppeftir og ganga niður eftir soleiðirnar verður tað hevur tað verið og solisiðnar kemur tað eisini altíð at vera takk fyri
ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað gleði meg eg haldi í dag at vit hava havt nakrar tímar har vit kunnu hava kjakast um meira tjóðskapari rættaði mál og tað er altíð gott og eg haldi at hetta uppskotið e att reglu pragmatiska uppskot t hetta er ikkieit uppskot sum sigur vit skal ava blokkinm í morgin hetta er uppskot sum leggur upp til at mann tekur helvtina av tí vøkstrinum sum er í inntøkuni hjá landskassanum setir tað í ein búskapargrunn og mann kann flyta tað víðari til danmarkar tann munan metir at at tað er rætta løtan og í seinasta lagi tá ið tær inntøkurnar eru seks hundrað og nmilliónir krónur tá skaleg tá skal mann boða donsku stjórnu frá at føroyar ikki skulu hava meira blokk tað er eingin loyna at tá kærsamgongan skrædnaði síni tíð sum tógrar jacobsen eisinivar inni á so var hetta orsakað av at tann samgongan hevði samtykt at skerja blokkið við hundrað og seytjan milliónum krónur í sambandi við yvirtøkur og javnaðarflokkurin fekk halda føtur og í øllum føruum ein ein ein tungu partur av javnaðarflokkinum og tað gjørdust endina teir samgonguni tað var øgiliga syrgiligt haldi eg tí tað var ein ómetaliga góð samgonga sum hevði annars víðskygd mál og sum eisini hevði hetta málið um at lækka blokkið við hundrað og seytjan milliónum krónur so allarhelst var taðst samanhangur í tá ið undanfarna samgonga so skipaði samgongu og teð varð heldur eingin loynað at tað var ikki serliga heittuð millum tjóðskaparflokkarnar og og taðorsaka millum annað av fiskivinnumálum so skipaði man n eina samgongu har við ein k ein stóran floks sum átti løgmannin sum einki ynski sevði um at minka blokkin men og tað haldi eg tey sum øll havu tikið hetta fram í dag a loypa um undanfarna samgonga frysti aftur blokkin tí borgarliga samgongan sum sat frammanundan hontinaðasts blokkin upp og hevði undanfarna samgonga ikki fryst blokkin so hevði blokkurin verið oman fyri hundrað milliónir krónur størri í dag tað mugu vit av so ikki loypa um undanfarna samgonga stovnaði eisini búskapargrunnum og fekk sett eina hálva milliard í búskapargrunnin tað er heldur ikki ein bakatell tað er heldur ikki einki so eg haldi at vit onkursvegna fóru so langt sum teir kanska skerjandi karmarnir sum vóru í teiri samgonguni fyri hesum tingunum eitt triðja ting sum undanfarna samgongan gjørdi øgilga nógv við uttan at eg sa snakka um undanfarna samgongu so nógv men tað tað var nettupp at seta fulla ferð á vinnupolitikk og at menna fjølbroyttar vinnur sum fyltu øgiliga nógv í undanfarnu samgongu og tað er sovart sum mann má kjakast um saman við tí at sa tosa um at gerast fíggjarliga sjávbjargin harformaður eg vóni frú forkvinna eg vóni at vit við hesum málinum hóast tað verða feld at vit onkursvegna kveikja aftur undir hugin til at fara at seta okkum mál um at blíva búskaparliga óheft eg vóni at javnaðarflokkurin tildømis sær at skal hann hava nakrar møguleikar fyri at koma í samgongu við við tjóðveldi so más tað vera tí at hann vil fara longri enn hann at vilja tey seinastu ella higartil í heila tí vit mága av við blokkin og ella umvænt at at tað rennur saman aftur millum tjóðskaparflokkarnir og okkum tað hevði verið fantastiskt at mann kom í eina virsjonera samgongu sum veruliga vildi gerast búskaparliga óheft men uttan at fara longri inni at spigulera í í komandi samgongu so má tað vera mál at vit gerast búskaparliga óheft og vit fingu tikið hóast fetini ikki vóru nóg stór som fingu tikið eitt fet sum gjørdi at vit fáa munandi minni blokk enn nú tí at sum øll minnast so fóru tann borgarliga samgongan sum sat undan hesari til danmarkar og bað um tvey hundrað milliónur krónur meiri í blokki men blivu vendu í hurðini men tey tey tinaðu blokkin men lat tað liggja lat okum halda fast í at vit hava fryst blokkin og lat okkum fáa lyftir frá teimum flokkunum sum siga seg vilja fíggjarlig sjálvbjargna tergar ræntn fyri at mann ongantíð aftur t hina blokkin tað má vera minimunn so at vit líkahuga brúka ein minutt upp á at tá ið fólk tosa um jamen hvar skulu pengarnir koma hvar skulu pengarn koma frá einaferð var næstan øll tann føroyska fíggjarlógin bundin av donskum inntøkum tá var føroyar í reinastu arm óv einaferð var blokkurin oman fyri eina milliard tá fóru føroyar á húsagang hví stovnaðu norðmennan búskapargrund tár teir fingu so nógvar oljumilliardir tað gjørdu tí teir tí teir vistu at búskapurin hevði verið og samfelagið var farið fullkomiliga um kollis ter pengarnir varð blivið pumpaðar inn tí t oljuinntøkur eru eisini inntøkur sum øgiliga nógvar inntøkur kum koma inn uttan at tað liggur ein verulig virðisøking aftanfyri tí hava norðmenn búskapargrunn í dag tí eysa norðmenn ikki allar inntøkurnar frá oljuvinnuni út í samfelagið og frú forkvinna føroyar er eitt land sum per íbúgva og vit hava sagt hettar túsund ferðir er ríkari enn øll okkara grannalond pær íbúgva eru við ríkari enn øll okkara grannalond og tað áleggur okkum eisini eina ábyrgd av taka ábyrgd av egnum viðurskiftum takk fyri
ja takk pálla reyna tygu ger so væl
takk fyri bjørt samelsen var inni á spurningin um heildarveitingina og tá ið undanundanfarna samgonga fór til danmarkar at biðja danir um hægri blokk upp á tvey hundrað góðar tvey hundrað milliónur krónur og blivun venda í hurðini so eg haldi sjálvandi at tað er pínulist fiði fólkaflokkinum lat onga nivan vera um tað men eg haldi er uppar píniligari fyri sambandsflokkin tí sambandsflokkurin altso visum eg var sambandsmaður so hevði eg ikki tikið til takkar við seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónum fyri at fyri fyri at lata mítt land í varðveitinum hjá onkrum øðrum eg hevði kravt nógv nógv meira enn ta l at ongant irvav ver um tað tólv milliardir mu tólv milliardir og tað haldi eg nokk so píniligt hjá sambandsflokkinum at fara niður í teir trúgv at mann fær pengar frá dønum og so verða vendur í hurðini og allíkavæl ikki brúka tað sum hanna læra um hvussu mann skal uppferða seg framyvir takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger so væl
ja takk fyrija vit fara altíð a vera takksomyvir fyri at danir vendu teimum í hurðini tí atidanir vita jú væl at tað eru hesar pengarnir sum gera at teir hava valdið í føroyum tá ið tæir kortini søgdu nei so var tað allarhelst tí at tað sást so skilja at føroyska samfelagið per íbúgvi er ríkari enn tað danska og tí kundi sjálvtan danska politikari ikki forsvara at fara at hækka blokkið við tvey hundrað milliónum men tað vit fáa í ríkisveiting um árið tað er altso minni enn og tað veit polapollarenatigvu alt um tað er minni enn ein hampa av fótbóltsspælari verður seldur fyri út í heim skulu vit ikki kunna gera okkum leys av tí takk fyri
ja takk torbjan jacobsen ger so væl

takk fyri ja vit síggja jú í tí hinum landinum sum eisini er undir danmark hvør støðan er har í mun til gu fíggjarligu sjálvbjargini altso hvussu skjótt blokkurin kann vaksa nógv og gerastso tungur partur av fíggjarlógini at tað at síggja fyri seg mann blívur fíggjarliga óheftur er næstan ógjørligt oljupengarnir norra hava millum annað gjørt at eg havi búð har í átta ár so eg veit eitt sindur um hvat að hevur gjørt við landi tað var eitt dýrkt land tað var ikki eitt land sum sum leiv endivís hevði betri tænastur til eldri og sjúk enn onnur lond tí altso búskapur er ikki bara krónur inn o krónur út búskapur er eisini hvat gera pengarnar við samfelagið í mun til og liggur ein virðisskapan aftanfyri teir pengarnir sum koma inn príshækking til dømis tað at alt alt alt tú keypir allar tænartar blíva óhugnaliga dýrar tað kann vera ein ein avleiðing av at fór nógvar pengar koma inn upp á stutt skoprá og so víðari men grundleggjandi í hesum snýr tað bara seg um at vit eiga at taka ábyrgd vit vida at vit eru før fyri tí og vit eiga at gjøgnumfara tá ið vit eiga eftir hondrini at blíva vaksin og standa á egnum beinum takk fyrija
takk næstur at røða er jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg ætlaði ikki at fara at brúka nógvar tíð upp á tað egælaði t faktiskt einki at siga men eg kundi ikki oriliga lata vera tað er stuttligt at hoyra ymiskar hugleiðingar um hvussu stórt fortreð og hvussu stóran ampa blokkurin er í okkara samfelag mann kann siga at dreymar kosta einki dreymar kostar einki men tað sum er viktigt tað er tað at dreymar ikki taka yvir hond soleis at vit gloyma alt annað eg kann droyma meg til eitt betri lív eg kann droyma meg til eit betri stað men hvør sigur at tað sum eg droymi um er betri ofta siga vit at grasið er grønari hinimegnum ánna og so seta aðrar spurtmasekn ja men er tað nú tað hevði hettar og hattar og hattar verið øðrvísi vat so lívið ikki so nógv lættari kundi ikki gjørt akkurát soleiðis sum eg vildi og so kann eg spyrja hvar er eru vit í dag vit hava hoyrt jú vit liva í besta samfelagi vit eru heimsins ríkastu borgarar vit hava alt sum vit kunnu ynskja okkum og okkurt sigur ov eitt lítið sindur afturat men undir hvørjum hvørjari skipan hava vit megnað hetta er tað ikki júst í einari skipan sum vit øll kunnu prísakorluktuligur fyri er tað ikki ein skipan har sum vit tjálvi hava gjørt av hvat vit gera og skuldu gera eg kundi verið eitt lítið sindur illavorðin og spurt hví sita tit og droyma vælsignað tykkum hví fara tit ikki til verka og tað størsta bragdið sum hav i hoyrt her uppi tað var tað man fyri tjúgu árum síðani skarblokkin við trý hundrað milliónum friður við tí sikkurt var tað gott men var tað nú tað dreymar mann kann droyma og tað kostar einki minst bara til at meðan tú situr og droymir at tú eisini minnist til at liva og minnist til hvat eð hevur fingið hesa tíðina tínir dreymar einki t hava kostað teir eg haldi at vit hava tað gott tað kann gott vera og eg haldi eisini a sambandsflokkurin stendur inn fyri at vit eru opin fyri at gera batar gera gera tingini betri har vit meina at tingini ikki eru nóg væl skipaði eg veit ikki um tað er orðafelli umskylda áðrenn vit seg siga men men abbi mín plagdi at siga tað er munur á at frata og skíta í buks mann kann siga at vit kunnu siga at tað er vit vita hvat vit hava og tað er øgiliga nevnt at siga men høvdu vit gjørt hetta ella høvdu vit gjørt hatta so var tað loysnin eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit hugsa okkum væl um og tað kann gott vera tað at vit vit kundu hugsað okkum alt møguligt men lat okkum nú veraa realistisk og lat okkum øfrøast um tað samstarv tann samstarv og tað ríkisfelagsskapin sum høvdu havt og sum hevur ført okkum her til takk fyri
ja tað er soleiðis at tingskipan sigur at vit eiga at vanda okkum um orðini eisini tá ið vit sitera okkurt so er tað páll at reyna teg hvussu fara eina viðmerking ígjørd vald
formaðurtað kann vera eitt sindur trupult at at finna ta rættu aft una aftan á hasa røðuna menja spurlangord hann var inni á spurninginum um dreymar oeg haldi tað sum kann tykjast eitt sindur løgið við sambandsfólkum er at tað tykist sum tey droyma tað nettugp við sambandsfólkini sum droyma um eitt annað land fyri mær virka tað púrasta sum um sambandsfólk eru í einum skeivum landi tí óansað hvat vit gera fyri at royna a vísa teimum á vakurleikan í okara landi alt tað sum okara land kann alt tað sum okara land herara bjóða so liggur kærleikin hjá sambandsfólkum til eitt annað land og tað haldi eg mæra kottligt tá ið man býr í kanska heimsins besta landi takk fyri
so er ta jaspur langaard
ja takk fyri teg formaður ja men tað er júst tað sum er poingin hjá mær tað er tað at vit í dag liva í vertsins besta landi og eg vil eisini siga við vertsins bestu skipan tann skipanin sum vit liva og sum vit hava skipað okkum eftir er júst tað at vit hava fingið landið okkara skipanir akkurát soleiðis vit hava tað vit hava ikki tikið og og innført aðrar skipanir men vit hava valt at skipa samfelag eftir egnum skipanum og har hava vit nógv dømur um tað og eg haldi at tað fungerar útmerkan og hinvegin er tað brúk fyri at vit hava skulu dagføra tað men so eru vit sum sambandsálkur heldur ikki bangin fyri at gera tað
so er tað torbir jacobsen

soleiðis for langur
ja takk fyri harra formaður oeg haldi tað var onkursvegna tað sum eg vildi undirstrika í røðuni hjá mær tað er munurin á tá eg sum ungur droymdi ymiskar dreymar alt virkaði so lætt alt virkaði so einfalt til eg ein dag finni útav jú jú tað er tað mín sann men hinvegin er tað eisini viktigt at vit eru realistisk og tað er júst tað sum er munur á at vera ungur og og og droyma og síggja øgiliga lagt upp á tilveruna tí eg trúgvi tey flestu sita inni her kenna tað tilfarið kenna hvussu vit eru tá ið vit eru sekstan átjan tjúgura gomul og duga at droyma um at møguligt og síggja bara møguleikar at síggja ongar førðoyingar og tað ma to bliva eldri og renna seg í ymsa staðni síggj jøgnum lívinum g finn út av tí men lívið er ikki so eineinfalt altíð sum vit gera tað til takkfyri
so er tað edva jacobsen ger so væl
takk ferðarformaður ja ein ein fín hugleiðing vil eg siga jaspur jaspur langar kom við eg vil siga tað er ein vissur munur á tí sum hann sum hann boðaði frá men men tað at sum er týdningarmikið fyri at stóð heilt bara ment tað er tað at tað eru nøkur inniherð sum ikki droyma alla tíðina og sum eru vakin og duga at síggja virðið í tí góða samstarv sum vit hava tí nú sita vit og tosa rííkiveiting henda við og handa við men men tað er bara ein kensleringur at hon hon er her enn hon var eisini í einari fullvarðssamgongu vil eg siga kalla tað fullvarðssamgongusjón januarflokkan var við og mann sker ikki eina krónu tí mann dugdi ikki at síggja hvar ið mann so skuldi taka frá hvar skuldi mann hvar skuldi mann spara tíbetur fyri okkum tí eg dugi at síggja nógvar góðar tænastur sum eg haldi at vit kunnu seta í verk afturat áðrenn mann við vilja kanska fer ov og skerjir tær inntøkurnar mann hevur tú mann fær ikki brúkt krónuna meira eina ferð takk fyri at fara mær
sor ta jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri formaður eg púra samd við etta jacobsen havt að er púra rætt ein krónan kann brúkast einaferð og tað er tað og eg haldi eisini tað er viktot at vit halda fast um at vit hava skipað etta samfelagið akkurát soleiðis so vit hava tað vilja ynskja tað og eg trúgvi eisini at vit koma í komandi tíð innan fyri ríkisfelagsskapin at gera tað at vit koma at trívast væl í leingi hesum samfelaguni bæði sum føroyingar og sum ríkifelagsskap borgararíkifelagsskapinum tak
fyrara formaður ja so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøðatað er soleiðis vit hava viðgjørt tvey mál undir einum og vit fara fyrst at atkvøða í løgtinsmáli nummar fimmoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um búskapargum føroya tað er einki broytingaruppskot her so vit atkvøða soleiðis sum málið varð lagt framtað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er átta atkvøður fyri nítjanímóti og eingin er blonkt so málið er falli og avgreitt frá løgtinginum vit atkvøða so í tí seinna málinumsum vit viðgjørdu nakrannút ta er uppskot til løgtslóg um skiftisskipan til at gera fíggjarlóg landsetsi óheftað ríkisveitingin løgtsmál nummar seksoghálvfjerðs her er heldur einki broytingaruppskot vit vit atkvøða núja vit eru so liðug at atkvøða og málið er falli tað er átta atkvøður fyri nítjan ímóti eingin er blonk mál ið sostatt fallið og avgreitt frá løgtinginum næsta mál á skránni er løgtsmál nummar níggjuoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um økis sálarfrøði hvør biður um orðið annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg skal lesa álitið upp í mun til uppskot til samtyktar um økissálarfrøði tað er uppskot hjá jóannes joensen løgtingsmanni sum hevur lagt málið fram tann níggjunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann fýraogtjúgunda februar tvey túsund og einogtjeguita beint í ja tað má so verða trivnaðarnevndini her sendu mentamálnevndina men nevndin hevur so viðgjørt málið á fundi tann níggjunda sekstanda og trýogtjúgunda mars í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri føroya lærarafelags skúlaleiðarafelagi heilsurøktarafelagi pedagogfelagi kommunulæknafelagi synnisbata økisfrøðifelagi landsstýrismannum í uttanríkisog mentamálum jenis og rana saman við sernámi og umboð fyri sálarfrøðitænastuna á glasi og landsstýrismannin í heilsumálum kali joholm johannesen saman við umboðum fyri barnaogungdórsdrigdiatriina á landssjúkrahúsinum uppskotið hevur sum endamál at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við økissálarfrøði undirviðgerðini hevur nevnd býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen anniku olsen rósa samuelsen og erhard joensen hava hesar viðmerkingar tað er ein sannroynd at alt fleiri ung hava ilt í sálini og hetta sæst aftur í eitt nú skúlanoktan og sosialari aingist tí er tað gleðiligt at landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur sett eina royndarskipan í verk við ókeypis sálarfrøðiligari viðgerð til ung millum fimtan og fimmogtretivu ár ið stríðast við angist ella lætt til motorattunglyndi hetta er eitt av teimum heilt stóru frambrotunum sum uttan iva far at hava stóra positiva ávirkan á sálarheilsuna hjá okkara ungdómi landstýrismaðrin í heilsumálum hevur boðað frá at farið verður eisini undir at skipa eitt tilboð til teirra ið eru undir fimtan ár hetta er eitt sindur meira avbjóðandi uppgáva og neyðugt er við foreldrasamstarvi og samstarvið millum skipanir sum vit longu hava eitt nú gygni sernám og barnaverndartænasturnar í álitinum um sálarheilsu heildarætlanfyri sálarliga heilsa í føroyum frá tvey túsund og átjan verð mælt til at sálarfrøðiliga ráðgevingini til børn og ung og avvarandi í fólkaskúlanum verður meira atkomulig ein hóttur a røkka málinum er at knýta sálarfrøðiliga tilboðið á fólkaskúlanum at sernámi sum frammanundan er virki á øllum skúlum hesum tilmæli hevur landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum ábyrgd av meirilutin metir tí ikki tað vera rætt at seta fleiri skipanir í verk beint nú áðrenn tær skipanir sum eru fáast at virka til fulnar og neyðugt er at geva landsstýrismanninum stundir at arbeiða víðari við málinum um at geva eina ella gera eina sálarfrøðiliga skipan fyri tey sum eru yngri enn fimtan ár við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málunum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tá tað er sagt so vil líka leggja tað afturat at eg haldi at uppskotið er øgiliga gott og tað er øgiliga væl meinandi og er eisini eitt endamál við uppskotunum er sjálvandi at røkka teimum mongu børnunum og ungu sum ja sum nú eru undir fimtan ár tí mann hevur eina aðra skipan sum akkurt er sett í verk at at geva teimum eitt eitt amboð men sum sagt tá ið ið landstýrismaðurin arbeiðir við málinum so verður tað í fyrsta umfari givið tí ømálinum ein kjans áðrenn mann setir hesar ella hesa skipan í verk takk fyri harra formaður
so er tað siri stevberg sum fær orðið kjørt væl
takk fyri harra formaður minnilutin í trivnaðarnevndini sum eri eg sjálv eygun samulssen og hervur polsdóttir hava hesar viðmerkingar undir hoyringunum hava flestu avvarandi partar víst á turvum á sálarfrøðiligu hjálp í skúlunum víst hevur verið á at tørvurin í skjótt vaksandi og á børnini ið dragast við sosiala ainkjós og skúlanoktan gerast alsamt yngri skúlarnir hava góðar skipanir til at lofta ymiskum avbjóðingum ið næmingarnir hava av fakligum heilsuligum og sosialum slag tað sum manglar er tann sálarfrøðiligu parturin tað haldi eg øll vóru nokk so gjøgnumgangandi eini um tað hevur eisini verið víst á at heldur enn at gera nýggjar skipanir so er vegurin fram at styrkja tær skipanirnar sum eru og harer sálarfrøðin ein týdningarmikil partur og við góðum úrsliti kundu verið knýttir at verandi skipan við førleikastovunum verandi skipanir í skúlunum kunnu lýsa soleiðis at førleikastovan tekur sær av menningini av barninum herundir hjálp í sambandi við orðblindini tað kann verða lesa ella roknað ella skrivað tá ið tað kemur til trivnað so hava skúlarnir á kotskipanina og sspsamstarv tað er algíð altavgerandi fyri læringina og menningina hjá næmingunum at at teir kenna seg tryggar á sálarheilsan er góð tí hevur heilsufrøðingurin eisini ein sera týðandi leiklut kortini er tað nøkur ið detta niðr ímillum og tí hevði tað verið ein sera góð loysn at fingið sálarfrøðingin inn í skúlan á sama støði sum gigni eg haldi t tað sum teð flestu eisini vístu á tað var hetta her at hava hesi her tilboðini vstmann rópa lággottartilboð har mann ikki piúgdist að ávísast til og tað var skl ikki vera tungt system men eitt system sum er generelt altso sum øll kunna bara brúka og sum kann mann sum mann kann hava regluliga kontakt við okur eiga at skipað eitt tætt samstarv og sparring omillum sálarfrøðingin og heilsufrøðingin og eg haldi eisini mann kundi hugt upp á um tað átti at verað ein samanfvinna skipað p á onkran máta hetta hevði viðført at trupulleikar hjá barninum kundu loftast tíðliga og verið loystir áðrenn teir vaksa seg stórar sannlíkt hevði hetta eisini havt við sær at talið av ávísingum til sálarfrøðiliga hjálp og viðgerð sum fráleið minkaði tí trupulleikar vórðu loftaðir beinanvegin øll tilmælir siga at okur eiga at seta inn við stuðli tíðliga í barnalívinum har tørvur er neyðugt er við skjótari hjálp at fyribyrgja og til tet krevst á skottini ímillum ymisku skipanirnar verða tiknar burtur og at tilber at arbeiða uttan fyri kassan minnilutin fegnast um at ein skipan við sálarfrøðiliga hjálp til ung í aldrin og fimtan til fimmogtretivu ár er sett í verk landsstýrismaðurin í heilsumálnum hevur greitt frá at hann hevur ætlanir um at arbeiða við einum sálarfrøðiligum tilboði til tey sum eru yngri enn fimtan ár og tí skil metir minnilutin at tað hevði verið gott høvi hjá løgtinginum at samtykt hetta uppskot til tess at tryggja at ætlanin hjá landsstýrismanninum eisini kann gerast veruleiki nevndin fekk eisini handað ítøkilig uppskot um hvussu økisálarfrøðing kann skipast kring landið skúlaleiðarafelagið mælir til at ein økisskipan verður sett á stovn har skúlarnir verða býttir tíggju økgjir við einum sálarfrøðingi hvørjum og so bleiv tað sagt nokk so nógv um heta her við á barni mátti verað í fokus og ikki skipanum og við hesum viðmerkingum tekur minnilutin eisini undir við málinum og mælir sjálvandi løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg haldi okur hava brúkt nokk so nógva tíð her í tinginum at tosað um hvussu mann kann gera við hetta her við trivnaðartrupulleikum ímillum bornoung og tað er nokk ikki ein einføld loysn upp á tað hetta er so eitt boð sum eg haldi er viktigt eg hopi ot kuna at taka undir við men kannikkilata vera verða teinkið hjá tað at eg tosaði við ein flokslærara í vikuni sum segði tað ati at hevði mann givið flokslæraranum eisini betri sømdur kanska farið tímar altso og tíð og orku til at taka sær av tá ið mann sá at okkurt var so hevði tað eisini styrkt nakað og eg haldi tað er ikki nógvur dagar síðani ein grein var úti sum sum vísti akkurát tað at tað var ein nokk so trupul uppgáva at vera flokslærari og onkur annar hevur eisini víst á hetta her at kanska er tað for nógv børn í flokkunum so tað eru heilt sikkurt eisini nøkur onnur ting mann kann hyggja at samstundis mann gera hetta her takk fyri
ja so er tað johannes joensen sum fær orðið gersovæl
lærari stríðast við nógv ting til dagliga við trivnaðin og við at skipa flokkarnar og normeringin er tann sum tann er hon burdi verið nógv betur flokkarnir eru fullir av næmingum og ofta eru tað næmingar sum hava avbjóðingar eisini sum sita í flokkunum og har skulu lærararnir eisini røkka teimum samstundis sum tær skulu virka fyri trivnaðin í flokkinum man e r eisini snakkað um flokslæraruppgávan er blivin for trupul og tað er hon eisini eingin tímir at vera til at vilverða flokslærara serja í teimum yngru flokkunum tí at avbjóðingin er so mikki stór at verða flokslærari so har má mann vussu seta inn mann kundi kanska havt eina flokslærara linju á læraraskúlanm eisini har mann ordiliga skúlagið og mann fekk tíð tlóðraflokslæra í fólkaskúlanum men hetta uppskotið hjá mær sum nú verður fallið tað

hetta við at styrkja sálarfrøði hjálpina úti í økinum er nakað sum er sera týdningarmikið og eg veit at skúlarnir skríggja eftir sálarfrøðiliga vitan sum g hjálpi átæk fyri at fyribyrgja keðiligno avleiðingum og tað er afturat tí stóra krevjandi trivnaðararbeiðinum sum hevur gjørt í barnagørðumog skúla fyribyrgingar átúr vera gjørd men tað mangla førleikar í økjunum á staðnum og tað nyttar ikki at miðsavna alla kunning og miðsavna alla vitan tí tað er so langu veður til vitanina tað er so langur veður til hjálpina tað er ein stór kø skúlarafelagið hvur gjørt eitt uppskot saman við lærufelagnum og hvussu ein skipan kann setast í verk og hetta uppskotið r skúgva til veks og mann tekur tað ikki til eftirtektar tá mann sigur tað at grundgevingarnar eru at landsstýrið arbeiðirvíð málunum ella landstýriði æflar eitt endurskoða tilboðini er at sa tað sama sum einki at gera so eg fór vænt mær hvørk í eittannað ma siga akkurát sum tað er og tað er harmiligt tí mann kundi gott styt hett r og fari stillisligur gongd amyti jú sálarfrøðliga hjálp millum fimtan og fimmogtretivu ár og nú mann møguleika at fjølfesta tey sum eru yngri enn fimtan ár men tað vil mann so ikki raðfesta mann vil heldur raðfesta stórar tunnilsætlanir og annað hetta kostar ikki tað stóra tað kundi verið ein millión um árið í so so nógv ár so fekk mann skipað tilboð runt allar føroyar

vit fórtilat hava stórar bíilistar og tað verða ikki øðrvísi visti vit ikki gera nakað og tað millum annað hetta uppskotið hevði gjørt tað at bílistarnir høvdu verið nógv minni ella og ummann hevði skjótari møguleikar fingið hjálp og tað høvdu verið færri innleggingar hundrað prosent sikkul og annað á siguratsar deplinum

sum ikki eru frammanundan so sleppa vit frá at uppliva keðiligar gongdir sjálvandi hava námsfrøðingar og hjálparfólk um lærarar saman foreldrunum ein lyklaleiklut við frivnaðnus hjá børnum úti í skúlum og barnagørðum men ein breið vifta av servitan má eisini liggja úti á økjinum í føroyum miðspjaðing av servitan til fyribyrging stuðlar og pungdur dagliga arbeiðinum at hjálpa børnum og ungum ikki misaunan sálarfrøðilig servitan manglar í føroyum og eg haldi at vit kunnu siga a vit hava snakkað nógv men eg haldi ikki vit raðfesta serliga væl tað er mest hos og tað fáa vtit aftur staðfest her tað hevur tosað um at sernám kann takas sær av økinum og eg arbeiði við tí í dag men har kannmann so upplýsa at vit játta tjúgu miliónur um árið til sernám har eru sjey sálarfrøðingar ogteir klu røkka kanska fimtan túsund børnum í føroyum so mann kann siga at tað er nokk ein møtumikil uppgáva og sernám hevur jú er er útlukkandi gjað á fíggjarlógini men arbeiðir bæði á barnagarðsøkinum og skúlaoykinum eg meini tar helvt um helvt barnakarnsøki brúka helvtin av orkuni til veit arbeiða tveyogtretivu fólk og visti mann hugsi eg skuldi fingið sernávin upp á eitt støði sum einn eitt tænastustøði sum skuldi verið tað sum vit burdu havt í føroyum so skuldi kommunan verið við til at fíggja sernám soleiðis at vit fingu kanska fjøruti miliónir øki soleiðisat vit fingu ein ordiligan stovn sum hjálpti og kundi eisini verið viðgerandi partur ikki bara vegleiðandi og ráðgevandi men endurskoðan stovnin tað r tað er skilagott men eg veit ikki ordiliga hvat ið mann ætlar tí eg hugsi at visumnn skal raðfesta hta økið so má mann ordiliga seta inn bæði endurskoða og royna at fáa námsfrøðiliga nei fáa sálarfrøðina inn á økið eg harmiligt at at mann ikki lurtaði efir skúlafelagnum og lærarafelagnum tá teir skjóta upp hvussu mann kann skipa okini í føroyum tíggju sálarfrøðingar úti á økini úta skúlarnar barnagarðarnar so hevr mær fingið heilt sikkurt bremsa nógvum av teimum vandastøðuum sum eru í dag og tað er eit sindur óskiljandi at mann ikki vil fara í gongd við tað nú sigur mann at landsstýrsmaðurin arbeiðir við eira loysn eg veit ikkihvat tað er men tað plagar at vera borgar fyri at man einki so harmiligt at mann forkast hendan møguleikan kanska er

men so vóni eg bara atat samgongu a á landsstýrið kemur ein líknandi uppskoti eg skal nokk samtykkja ella vera við til at samtykkja tað í mínari verði er tað ikki avgerandi um tað er andstøðan ella samgongan sum skjútur eitt gott uppskot upp vit hava læknar á sjúkrahúsinum sum hava eina servitan og mann ivast ikki í hví læknan skuldu vera har tað er tí atei ha eina servitan inan fyri sjúkur vit hava sálartrupulleikar og tá meini eg at sálarfrøðingar eru tað bestu til at at hjálpa til við tí eg haldi mann fer skeivt tá mann krevur at fakfólk á á økinum til dømis skúla og barnakarðsøkir skulu eisini virka innan fyri sálarfrøðina tað er við sletk tað er heisin kki skúla ir til og visti mann heldur at somu førleikara skulu vera innan fyri sama persón so haldi egmann krevur øliga nógv ein lærari skal undirvísa og so skann eisini syrgja fyri at trivnaðurin og alt annað samskifti er jaligt og gott í flokkinum og royna at røkka øllum næmingumu visthann eisini skal vera sálarfrøðingur ella sálarhyrði hjá næmingunum so verður tað væl ein ein sera stór uppgáva so má mann líkasum siga hvussu nógvar undirsøkvartímar skuldu vera og hvussu nógv sálarheðaratímar skuldu vera so eg hugsi og tað sama við við heilsufrøðingina hann hevur nógv at gera annað at gera arbeiði at gera henn at var á sálarfrøðingur so eg skilji slett ikki tað at mann heldur at tað er nakað sum ikki skal vera har tað virkar akkurát sum at mann er bangin fyri at staðfesta at mann hevur sálar kvalur ella sálartrupulleikar tað er akkr sum ein sovornu sovorður taboð ella sovorð sum mann ikki skal foast við eg haldi ikki nakar hevði ivast í um tað var nakað við fysiskt brek at mann hugsaði um sjúkrasystrar og ela sjúkrarøktarfrøðingar og læknar so einaferð enn so haldi eg at mann hevi hug til bara kveikja til viks vit hava hoyrt her frá tænastustólunum at at fáa børn út á renna og fólk út at renna og ganga tað hjálpir upp á sálarsjúku og sálarkválir so tað eigar mann at gera meir men tað er akkurát sum har haldi mann stingur tað er gott at mann er fysiskt aktivur sletst da tað hjálpir eisini upp á støðuna mentað ereitt sindur av stinga høvdi í sandin og siga vit hava ikki eina avbjóðing hetta loysa vit bara við at finna upp á onkra lummafelis firi so mínari verð so má mann handla og fáa servitan á øllum økjum og út spaga servitandi út á økinum sum man færa hjálpina tíðliga ikki miðsavnana sum tað stendur í eini langari kø fyri at fáa
ja sigur í stendur vargar tað viðmerking
ja takfyri hara formaður ja eg eri samd við joanes joensen um um hetta uppskotið og fari eisini at taka undir við tí eg haldi fólkaskúlaøki er eitt av tí allarallarmest grundleggjanda í okara samfelag yvirhøvur og okur viðgera øgiliga lítið skúlamál her inni okur viðgera øgliga ofta serligan tørv n okur viðgera øgiliga lítið grundleggjandi alt tay fólksu og tað kemur ikki eitt uppskot í tingi sum hevur við fólkaskúlanat gera alt verður vent visti mann snakkar um tað nú skal mann endurskoða útbúgvingina mann skal endurskoða lærgreinarbýti mann skal endursskúlalógina eg veit ikki hvat tað kemur ikkitað hendir einki innan fyri øki hvussu her inni frá sjálvt um tað hava verið nokk so nógv neyðaróp og eisini tá tað kemur til sernám har hevur mann eisini akkurátsom vent eitt sindur blinda eyga til og sagt ja men so tað er ein stovnur sum skal ráðgeva og ikki viðgera ella ikki veit at hjálpina beinleiðis eg vet ikk hvør er funnið pp á tað eg veit hal ikki nær tað er hent tað er so tað men eg haldi at
ja so er tað johannes joensen eg hevi
púra samdur við sýdur steinberg tað má raðfestast og at her við at mann mann hevur hevur ein ein fólkaskúla sum ikki skal rørast ella í øllum førum tá mann roynir at fara í gongd í hann so skal tað helst bara fyllast á og meira inn heldur at mann evaluera hvat er mann hevur og hvussu mann skal skipa skúladagin eg havi fleiri ferð nevnt tað nú sigur sýdur steinberg at hann ikki verður nógv frammi eg royni at taka hann fram á tingi men menni eg veði fleiri ferðir frammi ja men hvussu nógv av næmingarskap mann hava ein skúlaflokki hvussu langur sær skúladagurin vera hvussu skulu normeringarnar síggja út hvussu sær við út við flokslærupgávuni er ikki broytt fólkastarlógina er ikki endurskoðaður síðani tvey túsund og fimm tað er og mann sigur tað at samfelagið broytist hvørt ár so skúlin kann bestemt ikki vera tilpastaður til samfelagið í dag og tað reglugerðið lógu sum tann um tað og so tá mann snakkar um sernað sum mann snakkar øgiliga leingi um at tað ikki fungerar sum tær í dag og allíkavæl so hevur mann ikki farin inn at hyggja at hvussu skulu vit evaluera og broyta tað og í mínari verð so mangla vit at fáa fleiri sálarfrøðingar um tað er inn í sernaðum gjøgnum sernaðum ella um tað er rundan um tað tað kann mann altíð finna útav men í øllum førum tað er ikki nokk við sjey sálarfrøðingum á sernaðum
ja takk so er tað annika olsen fyri harra
formaður ja skúlalærarauppgávan er øðrvísin í dag enn hon varferði í nøgrum árum síðan o skal mann bæði vera ja lærari mann skal vera stuðul mann skal vera foreldur og mannskal eisini vera sálarfrøðingur jóhans joensen kennir tað frá fólkaskúlanum eg kenni tað sjálv frá miðnámi har eg havi undirvíst í nógv ár so tað er sjálvandi ikki nøktandi í longdini visti mann skalrøkka barninum og og vera lærari so so kunnu ogkur ikki vera bleksprotur men eg eri samd við jónes joensen í tí at hað nyttar ikki at hava eina sentrala skipan hon má gerast desentral eg havi álit á at landsstýrsmaðurin kemur við einum uppskoti um hvussu mann kann røkka hesin her undir fimtan ár nú hevur hann so loyst uppgávurna fyri tey sum eru í fimtan ár til fimmogtretivu at javnseta tær sálarligu sjúkuna hjá teimum við vanligari sjúku taðhaldi eitt stórt frambrot so eg hugsi fyri mær at at mann kann eisin seta spurninginum aftur í løgtinginum áhaldandi varpa ljós á tað og fáa tað til at tað vera ein desentral uppgáva tí tað nyttar ikki at eit barnið í miðvági ella úr vági skal koma til havnar til sálarfrøðing
johannes joensen
við annika olsen í tí sum hon førir fram eeg hugsi bara nú nevndi hon miðnám miðnám hevur eina lokonotiskipan ella eina skipan við við við sálarfrøðingum í lokomdiuni har ella í førleikastovuni har kann mann siga og har hevur tað riggað væl sum eg skilji á lagnum og eg havi eisini royndir við við at tað eru fleiri børn sum siga at tey hva fingið góða hjálp og tað er ikki nakað við at mann esjúkli ger fólk að slettiki har tað er tað er bara tað at tú hevur brúk fyrii vegleiðing og tað er tað sum sálarfrøðingarnir eru útbúðnir til tað er sálarvegleiðing og tað er upplagt at mann fær tað hjí einum lívi serliga tí tilverin vit liva í dag og so kmást iga men tað hevði mann ikki fyrr nei men tað hevur mann tørv á nú og so má mann staðfesta tað og fara og arbeiða við tí og ikki blíva við at snakka um hví hví tað man vera so sjálvandi tað er túsund orsøki fyri hví tað er so men vit mugu staðfesta vit hava avbjóðingina
ja og so er tað bjarni hammer
takfi har formaður ja tað er tað er ergiligt at at samgongan hevur sparkað tær út í jørðna aftur og tað verður sagt at at landstýrismannin arbeiðir ví málinum eg trúgvi at tað trúgvi eisini eittlannastað passar tí eg trúgvi yvirorðina so arbeiðir mann kanska við øllum í senn men tað er bara munur á hvussu tað verður prioriterað so tað er ergiligt at hetta her ikki verður tikið meira alvorðligt og ogg og og at samgongan ikki tekur undir við hesum uppskotinum hetta e eit upskot til samtyktar sum er gott og er virkuliga gott tí hat tað eru tey sum eru heilt ung og hava brúk fyri salarrátn takkfyr hra formaður
johannes joensen
ja satíki bjar hetta uppskot leggur upp til at landstýksmaðurin fær í gongd og tað er eitt konkret uppskot við hvat tað kann gera tað kann btabýta føroyar upp í eini sjey økir har sum mann fær sett sálarfrøðingar leypandi í teimum økjunum samskipað við tey tilboðini sum eru var so landsmaðurin hevur alt á borðinum so vis hetta veru samtyg sum kundi hann bara fara í gongd og tað var sletikki neyðugt at játta eina rúgva av pengum her og nú men leypandi áðrenn eg frameftir og kanska visti mann tók alt saman so spardi mann í hinum endanm so nógv í innleggingum og annað at tað faktiskt var ein vinningur mann fekk mann mann forvann pengar upp á hett her takk fyri ja
tá er tað er har joensen
ja takk fyri harra formaður eg er púra samdur við johannes joensen at her er altso nakað spinnandi galið ø og og so kunnu økur tosa um hvussu eru okur endaði her sum okur eru endaðir altso hví hví er hví er trupulleikin blivin so stórur sum hann sum hann er okur hava jú nógvar góðar skipanir sum eru settar í gildi við góðum intensjónum her inni frá men eg haldi at tað var gjøgnum gangandi til hoyringarnar millum annað at tað bleiv ásannað ja okur hava nógvar skipanir men hatta tosar altso ikki nóg væl saman ella tær loysa ikki trupulleikan og eg haldi at mann er komin har til nú at nú hav mann líka stinga fingurin í jørðina at siga hvussu kunnu okur eftirmeta tað sum er og hvussu kunnu okur fáa nakað betri burtur úr tí sum er og so bygja upp á tað hetta r eitt gott uppskot ig eg hopi at

ja er tað nú ja
jrvært túgersæeg eri samd við erard joensen níti sum hann fórir fram skipanir tosa ikki saman men vistimann hevur skipanir sum ikki rigga takar so av ella broytar men hetta hesin førleikin hann manglar allastaðini hann manglar út í økinum hetta er tann førleikin sum kann broyta øgiliga nógv øgiliga bíliga og tí er tað óskilligt at mann ikki vil brúka hann men heldur vil hava aðrar skipanir sum kanska ikki eru nøktandi í dag eg eg hugsi at tað sum mann kundi gjørt tað var at fingið allar partar eru hvussu eg vilju til at vera við at set seg saman og fingið kjøtfest hetta her byrja við einum øki í senn takk fyri ja so er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað vit fara so at atkvøða í hesum málinum vit eru einki broytingaruppskot vit atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er tólv atkvøðu fyri fjúrtan ímóti eingin er blonk so er hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginum vit halda fram og fara nú til løgtsmál nummar hundrað og tjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ung broyting í løgslóg um fyribyrgjandi heilsutænastu til barnaungyyn hvør bir um orðið erhardorsaka erhard joensen fær orðið ger so væl
harra formaður til viðgerðar er løgtingsmál umar hundrað og tjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um fyribyrgjandi heilsutænastur framlagt av siri stenberg og hervur polsdóttur vegna tjóðveldi tann fimta mars í einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann ellivunta mars einogtjúgu tað beint í trivnaðarnevndina og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sætta og áttanda apríl í einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við kali oholm johannesen landsstýrismann í heilsumálum saman við gigni barnaogungdómskitiatriðini og umboð fyri arbeiðsbólkin sum gjørdi álitið heildartænasta fyri sálarliga heilsu í føroyum og jensarana landstýrismann í mentamálum undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta um meirilutin uni rasmussen annika olsen rósa samuelsen og undirritaði hevur hesar viðmerkingar tað er komið fram at stórar avbjóðingar eru áv gigni sum hava staðið við síðan tvey túsund og trettan tað snýr seg um lønar afturatið sum alneyðugt er at loysast sum skjótast fyri at fáa stovnin at virka optimalt í hesum døgum verður lýst eftir nýggjum fakligum stjóra til gigni og tí er ikki ráðiligt at seta nakað nýggja fyriskipan afturat í verk fyrr enn viðurskiftini á stovninum aftur eru í álitinum um sálarliga um sálarheilsu eru fleiri ítøkilig átøk nevnd og hetta uppskot er tikið úr einum av tilmælunum har mælt verður til at gigni eigur sum frá líður at varðveita tilknýti til børnini og teirra avvarandi øll árini frá føðing til barnið er átjan ár meirilutin er samdur í at hendan broytingin er av stórum týdningi men landsstýrismaðurin hevur upplýst at tá nýggja leiðslanir setta gigni verður skipanin endurskoðað við atliti til heildarætlanina um sálarliga heilsu tá verður raðfest hvørjar broytingar møguliga skulu gerast og hvørji átøk sum hava hægstu raðfesting og stigvíst setast í verk heilsufrøðingar koma inn í øll heim í føroyum eftir at foreldur hava fingið barn til tey eru átjan mánaðar gomul men heilsufrøðingar síggja ikki børnini aftur fyrr enn tey eru farin í skúla í hesum tíðarbili verða børnini tó kanlað hjá kommunulæknana eina ferð um árið til tey skulumiðuskúla peningur er nú játtaður til at menna tilboð til børn upp til fimm ár tilknýtið hjá familjuni til heilsufrøðing ið kann veita stuðul og ráðgeving hevur sera stóran týdning og skal ikki undirmetast har mettu tørvur er staðfestur eiga familjur við avbjóðingum at fáa fleiri vitjanir frá heilsufrøðingi til familjuráðgeving til barnið fyri skúla landsstýrismaðurin hevur eisini boðað frá at ætlan er at seta fýra heilsufrøðingar afturat og ætlanin er eisini at uppraðfesta útbúgvingina soleiðis at allir heilsufrøðingar verða uppskúlar til eisini at kunna veita familjuráðgeving eins og onnur norðurlond hava gjørt ein stórur og týdningarmikil partur av arbeiðinum hjá heilsufrøðinginum eigur at snúgva seg um at stuðla undir at styrkja foreldraleiklutum eisini hjá fosturforeldrum og nærsambondum í familjuni og eingin ivi er um at tørvur er á hesari tænastuni tørvurin sær út til at fara at vaksa í framtíðini um tað ikki verður sett tíðliga inn á hesum øki eingin almenn skipan veitir hesa tænastu men barnaverndartænastuni keypa í ein ávísan mun tænastuna frá fólki sum hava hesa serútbúgving so førleikin finst longu í landinum fyribyrging og heilsufreman er lyklaorði fyri at tryggja ein góðan og tryggan uppvøkstur fleiri kanningar er gjørdar sum staðfesta at sálarheilsan hjá børnumungum er ikki góð nokk verður góð og røtt hjálp veitt beinanvegin tryggja okur eitt gott barnaog ungdómslív og forða fyri óneyðugum sálarligum løstum kanna eigur eisini at vera um tørvur er á at heilsufrøðingar skulu hava tilknýti til dagstovnar í samstarvinum við foreldur og námsfrøðingar og námsfrøðiligu ráðgevingina hjá kommununum hevði tað verið skjótari at sett sjóneykuna á avbjóðingarnar og harvit finguð skjótari atgongd til sernám ella sykriatisku deild í fleiri førum tá børn hava fingið staðfest eina sykriatriska diagnosir hapað foreldur brúk fyri at fáa stuðul og ráðgeving høvdu foreldrini eisini havt møguleika at fingið familjuráðgeving frá heilsufrøðingi hevði tað fyribyrst at trupulleikin bleiv ov stórur og í ávísan mun eisini fyribyrgst at tað seinni endaði við einum barnaverndarmáli tá børn og familjur hava brúk fyri hjálp frá barnaverndartænastuni hevði henda skipan eisini havt við sær at familjan i nógv størri mun fekk hjálpina inn í heimið vísandi til at landsstýrismaðurin hevur boðað frá at hann tá viðurskiftini á gygni eru støðug aftur fer undir at endurskoða skipanina við heilsufrøðingum við atliti til heildarætlanina um sálarheilsu og fer at leggja fram uppskot um hetta fyr í løgtingið tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja harra formaður tað eru tað hevur verið áhugavert at siti til hoyringar í sambandi við viðgerðina av hesum málinum hvar ið flest øll sum hava innlit í barnasigriatri og og heilsutænastur hava sagt at hetta her er eitt skilagott uppskot og eitt neyðugt uppskot men at fyri at taka ein paralell til tað uppskotið sum varð frammi sum jóhannes joensen hevði lagt fram viðvíkjandi sálarheilsu økissálarheilsu ella økifrøði so er tað eisini á hesum økinum at okur hava ymiskar skipanir sum kanska ikki altíð tosað so væl saman nakrar av hoyringunum góð úttrúgv fyri at tað var ein stórur trupulleiki og eg havi áður tosað um frá tingsins røðarapalli um hvussu tað ber til at okur ikki fáa eftirmett skipanir sum eru settar í verk okur eru ótrúliga røsk her inni til at seta skipanir í verk og tað er øgiliga stuttligt hjá teimum sum seta tær í verk at fortelja at hatta settu okur í verk men tað er ikki altíð so stuttligt ella gevandi at siga at okur fingu hasar skipanina at virka og tað er ein stórur trupulleiki og tey sum líða undir tí tað eru børnini og familjurnar og tí er tað avgerandi týdningi at hetta at hetta málið ikki doyr í føðingini atð ikki doyr her men at okur nú fáa gjørt tær neyðugu eftirmetingarnar sum eri í gildi úti í samfelagnum og sum hava sum høvuðsendamál at

forða fyri at hesin trupulleikin bara veksur og veksur

at hava eitt gott barnaog ungdómslív er ein mannarættir

hann skortar ikki og tað er setti nógvir pengar av og tað er roynt at gjørt nógv men allíkavæl so veksur trupulleikin so okur muga býta í tað súra epli hesi ferðinar og siga tað at nú mugu okur altso til at eftirmeta nøkur ting virka barnaverndartænasturnar soleiðis sum tær skula virkar sernám soleiðis sum tað skal virkar ssp soleiðis sum okur ætla og allar tær fyriskipanir við knáum børnum og megna títt lív hvussu fáa okur allar hesar skipanirnar til at koma hartil at tað ikki verður neyðugt hjá okum at standa og diskutera hesi her tingini í

sum sagt landsstýrismaðurin hevur boðað frá at hann kemur at leggja eitt uppskot fram tá ið viðurskiftini á gigni eru komin upp á pláss og tað vænti eg at hann ger tí tað virkaði soleiðis undir hoyringunum at tað var nakað sum tey arbeiddi miðvíst við og eg haldi at okur skulu geva honum tíð til tað men samstundis meðan tað arbeiðið verður gjørt so skulu okur sanniliga ikki vera bangin fyri at beginna arbeiðið upp á at eftirmeta tær skipanirnar sum longu eri í gildi og sum jóhannes joensen segði um so er at ein skipan ikki virkar so mugu okur tora atbroyta hana ella taka hana av og tað skal vera tey seinastu orðini í mínum innleituni her takk fyri harra formaður
ja jóhannes joensen hav eina viðmerking
er sera samdur við erhard joensen røðaranum í tí sum hann fór fram tað einasta sum eg ivist í tað er hvør skal hava eftirlit við at tað verður eftirmett hvør skal fara inn og hyggja jamen er hatta gjørt tí vit siga jamen hendan skipan skal eftirmetast og tá eftirmetingin er liðug so fó á fáa t at síggja hvat mann eg kunni til men eg havi enn í tvey ár ikki sæð nakra ordiliga eftirmeting a nøkur sum helst so nú fari eg at síggja hvat hesar eftirmetingarnar fera at vísa og hvør kemur fram við hesum eftirmetingum tí tað er tað sum egeri bangin fyri at mann bara sigur tað fyri at líkasum mat bara goyma mál til síðus sog einki hendur takk fyri
joensen ja takk fyri
formaður eg skilji væl jóhanus rasmussen at hann heldur tað og kanska trýr at tað fer einki at henda men faktum er tað at okur eru komin har til nú at tær skipanirnar sum okur hava sett í gildi og sum fleiri og fleiri fakfólk siga ikki tosa saman ikki fungera okur hava tá er tað jú okra plikt her í løgtinginum at syrgja fyri at tað arbeiðið skal gerast og at útpeika einans sum skal gera tað tí tað gevur absolutt onga meining hvørki fyri løgtingi ella fyri tey sum skipanirnar umfata at skipan eru í verk sum ikki fungera tí máta eftirmetast og tað má eitt samt løgting funnið av hvussu gera okur tað og hvør skal standa fyri tí tað trúgvi at okur kunna blíva eini um og okur ikki blíva eini um so nógv annað takk fyri
síðan fari siri stenberg ohrin ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg eri slettkiki ósamd við erhard joensen í ati tað er eisini neyðugt at mann regluliga eftirmetir skipanir og tá ið mann hoyrir frá foreldrum og sær eisini í miðlunum ati tað eru skipanir sum ikki røkka teimum borgarum sum hava brúk fyri tí so eta eisini okkurt grundleggjandi galið sum sum sum gera at tað er neyðugt at eftirmeta tað ikki altíð tað bara snýr seg um pengar men tað gera t onkuntíð men ikki bara tað tað snýr seg eisini um at tryggja at pengarn ar koma út til borgaran h men okur kenna so ikki tað samlaði og samansettu loysnina upp á allar trupulleikar men landsstýrismaðurin í heilsumálnm hevur hvussu boði trivnaðarnevndini út at viðgera tað so tað fari okur at gera men hetta her uppskotið er so tikið burtur úr einum fakligum tilmæli sum er taðn nýggja sálarheilsuætlanina minnilutin sum eri eg sjálv eygun samulsen og hervur polsdóttir okur meta at málið hevur stóran týdning fyri at strykkja tað fyribyrgjandi arbeiði ímillum børn og ung minnilutin metir tað ikki vera haldgóða grundgeving at fella uppskotið orsakað av eini lønarósemju um flokking av einum varaleiðarastarvi í gigni hetta uppskotið skal koma í gildi fyrsta januar í tveyogtjúgu og vónandi er ein loysn funnin tá og sjálvandi er ótrúliga keðiligt at tað er lønarósemjur á á arbeiðsplássum men tað haldi eg ikki at løgtingið kann halda uppat at arbeiða fyri tað tí eisini meðan tann ósemjan hevur staðið upp á hevur mann broytt lógina tvær ferð altso til dømis hevur gigni fingið uppgávuna at geva ráðgeving til ættleiðingarforeldur og eisini til at gera skúlabarnakanningar við útskúling og eisini havt skeið í tí so stovnurin kann koyra men sjálvandi er tað øgiliga keðiligt og vónandi kemur tað upp á pláss í dag fevnir tænastan hjá gygni um børn og familjur øll pinkubørn ein part av smábørnum og øll skúlabørn tá ð undirvísingarskyldan heldur uppat aftan á níggjunda flolk í fólkaskúlanum tá heldur tænastan eisini uppat og tá eru tey ungi um fimtan sekstan ár seinnu árini er pengar eisini játtaður til at styrkja arbeiðið hjá heilsufrøðingum við smábarnafamiljum sum eru ta tey í millum tvey og fimm ár altso har børnini millum tvey og fimm ár nevndarviðgerðin hevur eisini víst at tað hevi verið skilagott at styrkt smábarnaøki enn meira og hesin tekur minnilutin undir við og so er onga andsøgn í eisini at samtykkja hetta her uppskotið heldur tvørturímótir lógin um fyribyrgjandi heilsutænastur heimillar eisini heilsufrøðingum at arbeiða á dagstovnaøkinum og hetta kann fáast í lag við at raðfesta øki fíggjarliga og tí er tað faktiskt ikki neyðugt at fara inn og kanna nakað um tað tað stendur púra greitt í lógini endamálið við hesum uppskotunum er at økja um tænastuna hjá gygnini at sum hon kann røkka øllum burnum upp til átjan ára aldur í hesum hevði borið til at lagt størri dent á fyribyrging og heilsufremjan og at arbeiða við trivnaðir millum tað er eingin loyna at eitt nú sálarheilsutrupulleikar og vánaligur trivnaður fyllir meira og meira millum ung tað fyrst í dag einki skipað tilboð til hendan aldursbólk somuleiðis hevur aldursbólkurin tørv á eitt nú vegleiðing um heilsufremjan vaksnamannalív gitna fyribyrging seksualundirvísing kost rúsevni rúsdrekka royking og mangt annað og hetta eru arbeiðsøki sum heilsufrøðingar eisini kunna røkja í sálarheilsuætlanini sum eitur heildarætlan um sálarheilsu í føroyum frá tvey túsund og átjan varð mælt til at víðka arbeiðið hjá gygni til at fevna um ung upp til átjan ár undir yvirskriftini børnini skulu hava bestu fortreytir fyri góðari sálarheilsu varð víst á at heilsufrøðingar koma so at siga í øll heim í føroyum og síggja øll skúlabørn heilsufrøðingar hava harvið eitt serstakt samband við føroysku børnini og familju teirra og eru tí líklapersónar tá ið tað snýr seg um sálarheilsu hjá børnum í øllum aldri í framhaldi av hesum mæltu arbeiðsbólkurin til at gigni sum frá líður eigur at varðveita sítt tilknýti til børnini og teirra avvarandi øll árini frá føðing og til barnið er átjan ár altso hetta e eheldur at styrkja tær skipanar sum mann hevur enn at seta nýtt í verk okur eiga at leggja okum eftir at varnast mistrivna hjá børnum so tíðliga sum møguligt og seta inn skjótast gjørligt við teimum røttu fyriskipanum fyri eitt einstaka barnið og familjuna er hetta av vinovinstórum týdningi fyri møguleikan at fáa eitt gott til lív somuleiðis vísa kanningar eisini greitt at størsti fíggjarliga samfelagsligi vinningurin fest við at gera íløgur í børnum o teirra menning meðan tað eru smá vist mann samanber tað við at seta nógv inn seinni og okur seta eg haldi eg minnist ikki um tað var eini hálvfjerðs milliónir um at brúka ábarnaverndarøki sum á setis rættiliga nógv inn seinni í lívinum skjalprógva er eisini at trupulleikar við mistrivnaði í longri tíð kunnu elva til sálarsjúku og somuleiðis við t okur eisini at fólk sum hava sálarligar avbjóðingar sum vaksin í stóran mun eisini hava havt avbjóðingar sum nei sum ung hetta krevur at okur arbeiða a skipað við tvørfakligum og tvørgarraligum átøkum børnunum á frama tá ið tað er sagt so hava flestu børn og ung í føroyum tað gott og trívast og liva eitt aldursvarandi virki lív í luttøku í skúla og frítíðarítrivum tað hava góð vfólk og gevandi familjusambond tó eru tað greiðar ábendingar um at talið økist á børnum og ungum sum ikki trívast í gerandisdegnum vegna sálarligar trupulleikar og ávísingar til barnaungdómssiklatrigna hava seinastu árini verið støðugt vaksandi og hagtøl yvir heilivágsnýtsluna vísa eisini at alt fleiri ung fáa heilivág almannaverkið hevur víst á at sálarliga líðingar eru størsta orsøkin til óarbeiðsføri hjá ungum føroyingum og sernám hevur víst á at ein vaksandi bólkur at børnum og ungum megna ikki skúlan vegna sálarligar avbjóðingar sum oftast er eingjist og somuleiðis vísa eisini skrásetingar hjá heilsufrøðingum at umleið fjórða hvør næmingur í fólkaskúlanum ligir við trupulleikum ella avbjóðingum sum kunna ávirka teirra sálarliga heilsu eisini kanningar hjá fólkaheilsuráðnum siga at tað serliga eru tey ungu vaksni sum stríðast við sálarligar avbjóðingar hjá teimum yngru vísir gransking at millum tjúgu fjøruti prosent longu áðrenn fjúrtan ára aldur hava verið merkt av álvarsligum sálarligum avbjóðingum hetta lýsir ein tørv hjá børnum og ungum ið tykist verða vaksandi hóast tølini sjálvandi skula tulkast við varsemi hetta kann partvíst hanga saman við at sjóneykann eisini í størri mun nú enn fyrr hevur verið sett á hvussu børn og ung trívast og tað eru eisini skipaði fleiri tilboð hatta er so alt tikið burtur úr sálarheilsuætlanini hasi tølini niðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum sum gjørdi álitið um sálarheilsu var eisini at tað eru børn og ung sum stríðast við sálarligar avbjóðingar og á tey sum er ikki altíð fáa neyðugu hjálpina ogum okur skulu venda gongdini er neyðugt at gera íløgur í at veita skjótahjálp góðsálarheilsa er avgerandi fortreyt fyri menning og læring hjá børnum og ungum útbúgving og seinni fyri fótafesti á arbeiðsmarknaðinum tí er týdningarmikið at okur gera nakað munagott fyri at lyfta sálarligu heilsuna hjá børnum og ungum sum ikki trívast okur mugu tryggja okum at tey fáa hjálp reytstundis so sálarliga heilsustøðan ikki versnar og hetta uppskotið er so ein liður í at seta tilmælini í sálarheilsuætlanini í verk og við hesum viðmerkingum so tekur minnilutin undir við málunum og mælir eisini løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotiðtakk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar jóhannes joansefis
takk fyri at formaður ja sum eisini sigur staðbóðin vísir á so er nógvar avbjóðingar í reisinum og hevur heilsufrøðingar at gera eitt kempi arbeiði men eg hugsi at tað stendur her at mann hevur kannað og sagt at fjórða hvør næmingur ella fjórða hvør barn hevur havt avbjóðingar í sálarheilsuni og allíkavast at sigur mann tá mann hevur ikki brúk fyri sálarfrøðingum tað hengur í hvussu í saman mínaðarveginum kanska øll skulu fóru út at renna bara
siri stenberg
takkfyri har formaður og takk tel johans joensen ja eg helt nett upp tað at uppskotið um sálarfrøðingar í skúlunum og hetta uppskotið hevurdu hingið nokk so væl saman og at mann ppá einlanna máta hevði kunnað dragið ein fyrimun fyri okra ungu við at saman finna teir bólkarnar lítt sindur soleiðis at mann ikki seti nýggjar skipanir upp sum so heldigir kunna snakka saman á alt tað og tí haldi eg faktiska bæði upp tey uppskotini eru líka týdningarmikil og bæði eiga at koma ígjøgnum sálarfrøðingarnir røkka nøkrum børnum sum sum onnur ikki hava førleikað til og heilsufrøðingar hava so tann fyrimun kann mann siga at teir skulu røkka øllum børnum og tað er eisini nokgv sum tala fyri at hervið t hava generella skipanir har tú skal røkka øllum at tað er tað sum ger at tú finnur hesi grásovnubørnini sum skul kunna fara víðari sum lætt dettanir í millum so tí ey havi bæðið uppskotini líka stóran týdning
ja so er tað djóni nolso joensen gerso væl
takk fyri harra formaður ja hetta her er eitt sera gott mál og hetta er nakað sum vit eiga einlamát at tingja standa saman um tí hetta her er til sum tað eisini stendur so gott í álítinum her hetta er nakað sum meira íløgur vit gera í tað at hjálpa bæði ungum og foreldrum í teirra kompleksa hetta her at vera foreldur í dag jú fyrr vit seta inn við tí meiri spararsamfelagi í síðsta enda mann leitar ofta eftir íir í ísóknum slíkum málum so leitir mann ofta eftir loysnum upp á hvat kundi verið gjørt og framvegis men eitt sum eg haldi at hugburðurin kundi verið broyttur í mun til tá vit tosa um barnaverndur lømis tað er at í staðin fyri at mann sær tað sum ein hóttan eitt loynsdag at vit bróta teir múrarnar niður og har kundu har har eru nógv møguleikar at gera tað uppá so at mann en eisini hevur tað ráðgevingina uttan at tað blívur eitt mál at tann ráðgevingin er niður so at foreldur kunnu føla seg trúgvi at bara innheinta eitt sindur av upplýsing og hjálp takk fyri

ja eg samdu við djónan nols joensen heta her viðeitt skjót hjálp góð hjálp sama hjálpin kann gott vera totalt forfeila fimm ár seinni altso tí hon tí at tí at støðan hevur útvúglað seg so mikið nógv so skjót hjálp og góð hjálp og hetta her við at síggja teir innstansar sum arbeiða eisini barnaverndina sum nakað sum hjálpir og ráðgevur tað er ótrúliga týdningarmikið eg haldi at tað er blívur frægari við tí har mann kanska fyrri sá barnaverndina sum nakað sum koma eftir børnunum mar nú mann kanska roynir at venda tí í hvørfall til at at tey skulu eisini hjálpa og stuðla soleis at mann kann heldur megna uppgávuna sum foreldur og hetta her uppskotið er eisini ætlað sum tað at at mann skal leggja størri dent á tað fyribyrgjandi arbeiðið altso soleiðis at mann ikki endar so nógv úti í barnaverndarmálnum men at mann heldur hjálpir og stuðla teimum ungu hetta her er tann aldrin beint áðrenntey fáa børn kan mann siga so at tað skuldi hjálpt upp á tann mátan eisini ja
og so er tað edva jacobsen
ger sovæl takk fyri harra formaður tað einki ivamál í at instramentið í hesum uppskotum er ordiliga gott tað kunu vit vera samd um og tað at eg at spurt inn til landsstýrismannin sum hevur sagt at at hetta fer at verða eftirhugd og og eftir heildarætlanini fyri sálarheilsus sum syrurstenmberg sigrasin kennir til frá árunn og frammanundan í í sama sessi og tað ætli mær so veruliga at fylgja við í ella fylgja upp uppá at tað at tað hendir nakað skjótt áv hasumhar økinum tí at tað at seta tíðliga inn tað er alt fov meka í øllum hesum her og og tað er so stórur týdningur ofta at seta inn í barnagarðin og lofta longu har niðri og gera tað at at børnini fáa eitt eitt so ræðiliga nógv virðiligari og betri lív enn ofta mann mann ikki tekur tað fyrr enn fyrr enn avbjóðingin er seu man siga eg komin óneyðuga tí at mann ikki var skjótur á tí so so hetta er øllum førum gera mítt til at ta verða arbeitt við hesum málinumtakk
ja so er tað hann sigur
takk fyri hara formaður og takk til edvar jacobsen og takk fyri eisini áhugan í at vilja koyra undir landsstýrið so at hetta málið kann koma á mál vistumann kan siga tað so tann heildarætlanin sum bleiv gjørd fyri sálarlig heilsu haldi eg faktisk er rættiliga góð og man epur gentur at seta tiltøk í verk hatta har við sálarfrøðilig hjálp til ung ókeypissálarfrøðiliga hjálp en er eitt tiltak burturúr har tað er neyðugt at fáa sett nøkur av teimum tiltøkunum í verk um árið fyri at ikgki bara blíva ein ætlan sum liggur í einari skuffu og tað er neyðugt at seta fyrr inn og tað e neyðugt at gera nógv meira við fyribyrging tað var akkursum tað sum var gjøgnumgangandi fokus í ætlanini og tað at mann arbeiðir eisini við hugburði soleiðis at mann ikki stigmatiserar sálarheilsu men setir tað meira javnt við aðrar heilsuligar avbjóðingar takk fyri
ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinumog vit atkvøða nú í løgtinsmál nummar hundrað og tjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broytingarløgslóg fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ungger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað eru tólv atkvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er blonk mál er sostatfalli og avgreitt frá løgtinginum ja vtvit hava tvey mál eftir at viðgera í kvøld vit ætla at gera tað liðugthesihe bæði málini tað er fyrst løgtingsmál nummar hundrað og tretivu tað er onnur viðgerð av uppskoti til eykajáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið tað verður magnus rasmussen sum fær orðið ja ger so væl
takk fyri ja harra formaður hetta er álit í løgtingsmáli nummar hundrað og tretivu frá tvey túsund og tjúgu uppskot til eykahjáttanarløgtingslóg fyri mars í tvey túsund og einogtjúguu bjarni hammer tingmaður hevur lagt málið fram fimtanda nei fimta mars í tvey túund og einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð átjanda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda og fimtanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðin er nevndina á fund við arktikon borgarstjórin í hvalba borgarstjórin á tvøroyri og landstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við landsverkið undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er magnusrasmussen jákup mikkelsen billjustinussen og ruttvang hesin meirilutin tekur ikki undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar magnus rasmussen jaku mikkelsen og billjustinussen hava hesar viðmerkingar í hesum uppskotum verður mælt til at játta tjúgu milliónir krónur til vegastrekkini báðumegin hvalbiartunnilin upplýst verður av vegastrekki trongisvágsmegin er á leið ein komma ein kilometur verður mett at kosta á leið sekstan milliónir krónur meðan strekkið hvalbiarmegin er á leið fýra hundrað metrar verður mett at kosta á leið fýra milliónir krónur kostnaðarmetingin treytað av at grót frá tunlinum verður brúkt til vegararbeiði við í kostnaðinim prosjektering avgreðsturskráar vatnleiðing gøtuljós asfaltering strípur kaðalar frá sv privataríbindingar møguligar ognartøkur og annað upplýst er eisini at um hesin peningur verður játtaður verður hesi báðir vegateinarnir breiðkaðir upp til tvær farbreytir undirritaðu undrast á at hesi bæði vegastrekkini ikki eru tikin við í tí samlaðu tunnilsætlanini fyri hvalbiartunnilin men kunnu bara staðfesta at tað eru tey ikki óg at støðan tí er sum hon nú er peningur er heldur ikki játtaður til hesi vegastrekkjini á fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu og tí er játtan ikki tøk undirritaðum eru samdur við uppskotsetaranu í at nevndu vegastrekkir treingja til ábøtur og eiga at verða broyttað upp til tvær farbreytir samstundis skal tær vísast á at hetta ikki eru tey einastu vegastrekkini við slíkum avbjóðingum strekkin eru fleiri í tali skilabest eru tí at fáa hesi bæði vegastrekkini og tey vegastrekkir sum hava somu avbjóðingar sum hesi við í langtíðarløguætlanina hjá samgonguni so tey kunnu koma við í raðfestingum av løgum næstu árini hetta vilja undirrita og mæla til og so hevur rutt vang hesar viðmerkingar og eg skal lesa tað upp vegna ruttvang undirritaða tekur prinsipielt undir við málinum tí hesi bæði vegastrekkini eru ótíðarhóskandi og treingja til ábøtur tó verður hildið at upphæddin er so mikið høg at tað er rættast at taka verkætlanirnar við í fíggjarlógini fyri komandi ár undirritaða heitir tí á landsstýrið um at taka hesi vegastrekki við í eina samlaða raðfesting fyri komandi árini við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið ja eg kundi lagt afturat at hetta er hetta er sum so ikki nakað nýtt mál og sum vit skriva í álitinum vit kanska undraðst á hví tað ikki verði tikin við í samlaðu verkætlanini tunlinum tað hevur tað ikki og tað er ikki fyrstu ferð at vit standa í einari slíkari støðu men eg haldi landsstýrismaðurin greiddi frá at tá i mann gjørdi tunlar so gjørdu mann teir til í landsvegin men tað skilabetri hevði hvussu eg verið at mann hevði havt hetta við beinan veg altíð tungt at koma aftu umaftur og sum vit nevna at tað er jú eisini onnur dømi um akkurát hetta her so hetta er óheppið vit mæla tí til at hetta er rímliga stór upphædd til at taka tað við í langtíðarløgætlanina so havi eg eisini hug at nevna afturat at tað hevði eisini verið skilagott at fingið eina greiða ætlan hvat ð er mann ætlar við hesum her tí at vit fíggjarnevndini fingu innlit í at at ein møguleiki er at breiðka vegin hesar her ein komma ein visu vit eru trongisváksmegin fá t tvær farbreytir heilt mann sigur eilt heilt út men tá kemur tú kanska í í samband við einar fimmogtjúgu tretivu oyðarar grundstykkir og hagastykkir og sovíðari so tað kann hava sínar avbjóðingar tað kann tað meðan ein onnur loysn sum varð nevnd taðer tað at tá ið man komin hálvan vegin frá tunlinum út so kann mann snoyða oman gjøgnum bøin og so út har sum ítróttarøllir so kemur tú bara í holt við helvtina so nógvar eigarar tað kanska kundi veri smidligari kanska kundi ferðslutrygdin eisini verið betri tí at tá er hon ikki mann sigur mann kann siga millum hús og tí haldi eg tað at altso her er her er nakað eftir at gera við fyrireikingara arbeiði fyri at finna ta góðu røttu loysnina tá ið tað kemur tilhesar kostnaðarmetingarnar sum bjarni hammer nevnir sínum uppskoti so eru tarið við tráð við tað sum vit fingu upplýst frá landsverk hetta eru nokk tøl frá landsverk so tey er á góðari leið men ta tey eru altso ein meting tí at hetta er jú ikki prosjekterað so at tað er ein meting meira in sovorðun oyndarprísir fyri so nógvar metrar ein onnur treyt sum verður søgd her tað er tað at tað skal vera grót frá tunlinum ella avlopskrót og tað fingu vit hvussu í fatan av í fíggjarnevndini tað bleiv nokk ikki ein ein trupulleiki vit høvdu jú báðar borgarstjórarnar báðu mtil hoyringar nú havi eg tosað mest um um trongsváksmegin men tð hvalbiarmegin er munandi styttri teinur og ikki so samansettur tað ljóðar sum at tað e eitt sindur einfaldari ikki so nógvir ognarar koma í holt við og og kanska eitt sindur einfaldari eisini í sjálvari útførslun av tí arbeiðinum sum mann ætlar sum samanumtikið hetta er eitt vegastrekki sum báðu eina við sum mann kann siga treingja til men vit vísa á tær onnur og tí eiga vit at taka tað ena størri høpu og so haldi eg eisini at mann skuldi fingið kanska eina ordiliga nágreiniliga ætlan um hvussu mann ætlar at loysa avbjóðingina trongjsjvágsmegin tá ið vit nú líkasum fingu innlit í at er kanska ikki bara einmátur at gera taðupp á so at finna tann mátan sum er tann besti upp á allan mátar kanska kostnaðarmessa eg sigi ikki kostnaðarmessa kanska trygdarmessia og so víðari so víðari og ein fyrireiking av einum sovorðnum vegi visti tú skalt í holt við nógvar ymiskar eigarar tað tað tekur tí tað vita vit so eg síggi fyri mær eitt sindur av fyrireikingararbeiði sum eisini tekur tíð til vit koma har til takk fyri harra formaður
ja takk soleiðis biður hammers fyri eina viðmerking ger so væl á formaður har
magnus rasmussen plagar nokso at vera greiður í sínum máli men etta er ei ein tann besta ella kann mann kalla tað ein tann størsta og mest vífevnda umberings røðan sum eg havi hoyrt í íøllum ferðnum mínar tíð snian kent magnus rasmussen tíverri men tað er soleiðis sum tað nú er í mun til til dømis viðgerðina undir fyrstu viðgerð hvørji kann magnus rasmussen upplýsa hvørji vegastrekki e vísir á at tað eru nógv veastrkki sum eru akkurát sum eg ggr hvørji vegarstrekki í føroyum fáa nýggjan tunnil nú har sum kemur í útfarnar stórari faarbeiði hjá tveimum innan unni nakar heilt ótíðarhóskandi vegir í mun til í mun til tað sum liggur nú kannhann upplýsa onkran veg sum er júst sum etta her tað vísir á at haer nógvur takk fyriharra formaður
ja takk ger so væl marlus jensen takk fyri
eg kann nevna eitt heilt ítøkiligt dømi tað bleiv gjørd á ein vit kunnu kalla næstan ein autostrada á vestrarasíðu á á skálafjørðinum fyri nokk nógvum árum síðani veldia veldiagóva um mann kemur út úr tunlinum fer á eina autostradu og tá ið tú so kemur inn í sum vit ofta siga skálabotn in í skálafjørð so fer tað niður í eina breyt sama tá ið tú fær fært hinmanna frá at tú kemur frá einum breiðum vegi niður á smalt tað er bara eitt dømi so tað eru fleiri dømi og at tað skuldi vera uttanum tosið at tað er sum man kann taka tað eg royndi at vera ítøkiligr og siga tað at hetta er ein stór verkætlan sum eigur at fyrireikast og so eigur mann at taka tað upp í í eini sindur størri høpu takk fyri
ja takk so fær johannes joensen eina viðmerking ger so væl
takk fær formaður ja tað sum undrar meg øllum her tað er tað at tá mann fer í gongd við at gera eina nýggja tunnil so veit mann væl at vegurin er forsmælur árið hann er hann væl ikki brádliga blivin forsmælur so eg hugsi at tað er eitt sindur harmligt og nú er tað aftur sama stað at mann ikki tekur øll tingini við tá mann ger eina verkætlan eg gangi upp frá tá mann ger tunnil norðurfjall at tað ikki er nógv smælur vegur sum mann so kemur eisini hálvt við har eg veit tá mann gjørdi tey nevnt fyrr vágatunnil so so steðgar mann við prosjektinum tí at mann hevði mann hevði ikki pengar til at gera gjøgnum heilt til sandovs ígjøgnum hálsin so so fekk mann ein hálva loysn so hópur tá mann ger verkætlanar ger so eina heila loysn alt prosjektið takk fyri
gerst varmaðan sausin
takk fyri harra formaður ja vit hava tosað fyrr í dag tað var um um onkrar verkætlanir har mann ikki tekur alt við beinanvegin og tað blívur óalmindiliga tungt at koma aftur umaftur og so verður loysnin heldur ikki so góð sum hon kundi verið frá tag eitt av og tað kanska ganga nøkur ár spelligt tað men tá i mann sigur hví var tað ikki tikin við altso tað var altso mær vitandi var tað hennrikold sum ar landsstýrismaður hann kanska kann greiða frá hví tað ikki bleiv tikin við vit kundu gita um tað eg veit ikki men men veruleikin er bara tað at tað er ikki tikin við takk fyri
ja takk so er tað pápi jakobsen sír ena viðmerking ger so væl

ja takk so er tað marsans fyrr orðið at gerast væl
takk fyri harra formaður ja eg má taka púra og heilt undir við tí sum tørbiarjón jakobsen sigur tað er hetta her um at samskipa tað og at vit í felag kundu líka sum sett út í korti tað tað er jú altíð gott viðst tað kann bara til og tá ið vit nevna tá ið eg nevni ella vit nevna her og at tað eru fleiri strekkir og eg taki eitt dømi og tørbiarjón jakobsen nevnir so nøkur afturat og hatta er bara úr okkara mann kann siga nærumhvørvi eingin ivi um tær aðrastaðist eisini og so er eitt afturat at nevna vissvinnutakin í skálafirði altso tað er altso har er jú mest altso har er skipasmiðjan so nógv nógv ferðsla og har er eisini ferðsla frá frá flakavirkinum og so víðari so ferðslan er øgilig ígjøgnum ta bygdina og og tað liggja treylarar við síðuna av og til hatta er bara fyri at vísa at tað eru fleiri dømi um at her akkurát á sama máta takk fyri at hava formaður
ja takk so hendrik olsenur við mær syngd ger so væl ja takk
harra formaður í tvey túsund og níggju samtykti løgtingið at gera eina tunnil norðurfjall og tað er talan um at bgginna nú hetta verður tvey túsund og níggju t at vera samting sum játtaði pengar og at biggnna eg kundi ikki fylgjað gjørt tað sama tá at bara siga fínt at okur hav náðíkar samtykt a eitt lanna byrginna so fer man at síggja um tíggju ár um at brginni tá var talan um at vit kinna tí tað var sumi gá ákoyringar serliga frá fólkaflokkinum at fáa sapotera tað upp á ein en eina máta sun valdoyartunnilin so valgið var antin at gera sum fólkaflokkurin í tvey túsund og níggju kegi okum bíða tíggju ár ella startaðu tunnilin tunnilin er ferdiur ja fyrstuferdigur tað mangla nøkur møtipláss á trongkhinisvinna tá sum ikki kann koyra eftir vegnum hvalviarminna hann eigur at avli vera koyrikoyrdir aftur so eit vølt eg tað trongihsvinna manglar nakrir bilar av góti at vippannið er ein avdi eg tímdi iki at fara stríðast í tretivu eigarar h tað átti at borið til í trý ár at vmparnbilargrótin niðurneftir men

takk fyri ar formaður eg haldi at vit fingu nøkununda greiða á hví hví hetta ikki er gjørt og so haldi eg tað at loysnin hjá henni gold er líkist ikki heilt tíð hjá partamanninum bjarnahammar altso her verður nevnt um utvær farbreytir meðan hendir goldin nevnir nøkur víkipláss tað er tað er rímila stórur munur men tað er so tað takk fyri
ja takk so er ogvur komin til næstardøgura tað verður pállareynatrúgvi sum fer orðið at gera so væl
ja eg skal byrja við at lesa minnilutaáliti sum aksel be johannesen er sjálvur og eg kan skoraheim hava skrivað minnilutin tekur undir við málinum landstýrismaðurin hevur greitt frá at tað er heilt vanligt tá tunlar verða gjørdur at vegakervi verður knýtt upp í verandi tá tað kemur til verandi vegastrekki báðumegin nýggja hvalbiartunnilin so er tíverri tveir fløskuhálsar av leiðini sum fara tarna og verða til ampa fyri ferðsluna trygdin fer heldur ikki at vera líka góð hesum strekkjum ter væntast kanna bilførarar møguliga at fara at taka sær óráð fyri av trongunum allir hoyringspartar taka undir við uppskotinum og meta tað vera neyðugt at fáa breiðk hesi vegastrekki um hetta ikki verður gjørt beinanvegin í sambandi við liðurgerðina á tunlinum er vandi fyri at hetta kann koma bía leingi landsverk hevur upplýst at arbeiðið kann gerast eitt sindur bíligar enn uppskotið siður samsvarandi hesum hevur minnilutin eitt broytingaruppskot har játtanin verður minkað við tveimum milliónum krónum sum játtaði vyra átjan milliónur krónur og við hesum viðmerkingum setur minnilutim fram solegani broytingaruppskot at sum eitur eitt eykajáttanaruppskot upp á átjan milliónir í staðin fyri tjúgu milliónir

afturat tá eð undirritaði tekur undir við hesum málinum so er tað tí at eg kenni ábyrgd av teirri ætlaninr sum eg sjálvur havði verið við atsamtykti undanfarna samgongu neftupp at gera hvaldbiartunnilin og eg haldi at tað var eitt eitt bragd av undanfarni samgongu at klára at fáa hvalbiartunilin til veruleika mann hevði tosað og tosað og tosað og tosað upp í spanninir í nógv harans ár í allari politsku skipanini og einki varð hent og eg haldi eg minnist serliga fólkaflokkin sum verandi tann sum kanska tann mest bringubrata tá ið tað snúr seg um ati at at at lova av hvalbingum gull oggrønandsgógir men men har hendi øgiliga lítið og tí eri e glaður fyri at bæði hennrikold og vit onnur endiliga fingu tykið okun um reiggj og fingu sett í verk hvalviartunnilin vit vita hvalbenga og sandnýkingar sum í høvuðsheitunum uttan yva at fáa gagn hasum tunlinum inntil suðuroyartunlinum er komu hava verið ómetaliga rastir at klára ati at lívbjarga sær sjálvum og halda lívð í í teimum lutfasliga smáum bygdum har sum mann hevur í stóran mun yvirumboðan vinnuliga samanborin við fólkatali og eg haldi absolutt at tey hava stóran heiður fyri teirra áhaldandi trýstir at fáa nýggjan tunnil á hesi farleiðini so tað fer einki av tinginum haldi í hesum umfari sjálvt um eg skilji sjónarmiðini um um um teir stóru heildarraðfestingarnar so haldi eg kenni í hvussur ábyrgd av teirri tunnulsætlaninr sum er atí tunnilin sum er samtyktur og og nú skjótt verður endaliga tikin í nýtslu í millum hvalbaðu tvøroyri og eg haldi at hetta her er ein natúrligur partur sum vit eiga at fáa upp á pláss mann kundi sagt visti mann ikki var sinnaður til ati at viðgjørt vegateimnum báðumegin tunnilsmunnan so kundi mann tikið annan partin fyrst og so hin einaferð seinni høvi vit vita tað teinrin hvalbiamegin bara fýra hundrað metrar og allarhelst lættari at koma til við forhold til ognarviðurskiftir sovorði so har kundi mann mann kundi mann kundi byrja við típartinum men í hesum førinum hevur tað verið summi øgiliga nógvum førum haldi at eisini tá ið vit í andstøðuni hava rætt hondina út í í fíggjarnevndini so velur mann onkursvegna til fyrstu viðgerð at at signalera a mann er øgiliga semjisøkjandi og rósuuppskotunum og taka undir við teimum og so tá ið tey koma aftur til aðru viðgerð so er tað beint tann øvuta støða kanska enntá tosa fyri og handla ímóti og tað haldi er eitt sindur eitt sindur ódámligu máti visti mann skal tosa um at at at royna at fáa semju millum millum samgongu og anstøðu sum heild haldi eg at at tað er rætt at fáa rættupviðurskiftini beinanvegin soleiðis at mann kann við góðari samvitskur kann siga at mann hevur frá politiskari síðu hevur avli vera eitt eitt liðugt produkt eina eina lidla verkætlan og eg haldi ati eg haldi at bæði kalbingar og samvekingar so absolutt hava viðgjørt hava uppiborið at fingið eina eina góða loysn sum sum er ein liðug loysn heldur enn so nú tá ið hon stendur soeltað so stendur í hvussur sum ein sum ein ein ein markaloysn ein loysn sum sum hevur sínir lýtir tað er tað er tað er óneyðugt eg skilji væl sjónarmiðin um at tað er nógv onnur øki í landinum sum sumstanda fyri terni men vistmann vildu viðgjørt máli sum eina heild so hevði eg ynskt at samgongan spældi út við einumsamlaðan

tí at eg haldi tað er tað er óbúgvi av samgonguni um hon væntar tað at at at hon skal í høvuðsheitumi skal hava góðtikið ella skal hav innanhýsis samtykt fimmoghálvfems ella áttaoghálvfems prosent ela níggjuoghálvfems prosent og so kemur hon biðin um semju við andsstøvunum um tað eina prosenti ella tvey prosenti tað er ikki nóg mikið til at fáa eina breiða semju í politisku skipanini og tað vita samgonguleiðararnar eisini sum vit avgjørt at taka undir við hesum málinum fyri at fáa fyri at fáa eina loysn á á einum einum trongumvegakervi í norðarahelvt av suðuroynni takk fyri formaður
ja takk so er tað siru stenberg fyr eina viðmerking ger so væl
takk fyri hara formaður ja eg haldi tað var stórt at okur fingu samtykti hvalbiartunnilin og tað ður gleðist taður nú um nakrar heilt fáar dagar tá ið hann letur alment upp men sjálvandi vissu vegirnar ikki eru nøktandi til og frá øso má meg gera nakað við tað og eg meini so bespent og eg haldi eg havi eg havieisini spurt um taðher í tinginum at tað bleiv sagt tað at mann roknaði við at tað var játtan til vegastrekkini innan fyri verandi játtan men nú er tað so komið fram at tað er tað ikki so eg veit ikki orilga hvat er hent men tað eri eg nokk so sikkur uppá eg havi spurt um tað fyrr men sjálvandi fara okur í í tjóðveldinum at taka undir við hesum her uppskotinum akkurát sum okur eisini vóru glað fyri at fáa sett tunnilin á skrá hetta hoyrdir oppí tað samlaða verkætlanina
gerst væl í polleranartúgvu
ja takk fyri eg haldi at undanfarna samgonga fekk nógv skotið í skógvarnar men men har vóru sanniliga eisini nógvir glottar kanska serliga fyri fyri tey økin sum ikki hava staðið so øgiliga sterkt á kortinum millum annað fingu vit settið samdragtunnilin í verk og fingu settið hvalbiarartunnilin í verk núverandi samgonga hevur so kanska vent vent fokus aftur í høvuðssóknum tá tað kemur til íløgukar men vent fokus aftur í í ein landnyrðing og og tað kanska sigur eitt sindur um samansetingina men eg hevði ynskt tað at at eisini núverandi núverandi samgonga hevði føroyar sum heild sum sítt mál og ikki bara ávís øki í landinum takk fyri
takk so er tað johannes joensen sum fer á viðmerking ger so væl
hara formaður ja eg haldi akkurát sum páll a reynatúgvu at sjóvandi skulu hvaldbingardvíkingar hava hava vegin kláran til tá tunnil opnar soleiðis at mann at alt er ein heild tað ger onga meining annars so tað stuðla vit fult og heilt eg hugsi bara um um tá sandoyartunnilurin opnar um ann hevur tryggjað sær at vegurin eisini er klár at bera ferðsluna eg veit hvussu at vegurin gjøginum sandslígi hann er hvussu eri smalur tað veit men eg rokni at polla reynatúgva hevur hevur hvussu er innlit í tað takk fyrijatak
ger so væl poltarenatúgvu
ja takk fyri formaðurin ja eg eri fullgreiður yvir at at at vit í sandoynni vit kunnu ikki standa fremst í fremst røð í verandi støðu tá ið mann hevur við stórari væl vild og tað vil eg fegin siga túsund takk fyri frá allari politisku skipanini hevur fingið fingiðsamtykt og sett í verk og næstan borð ígjøgnum ein ein tunnil í sandoynna fyri yvir eina milliard altso tað er tað er ein sumer stór verkætlan at at í so máta hava vit í sandoynni yvirskorað í langa tíð tí fara vit ikki at vera tey sum koma við teimum allar mest farmaltu krøvunum um hvat skal gerast í sandoynni men eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at at at at hvalbingar í hesum førum at fáa eina góða farleivi og hendan farleiðin kemur so sjálvsagt eisini at verða til gagns fyri øll tey sum vónandi í framtíðini fara at kunna at brúka suðuroyartunniltakk fyri
a takfýr næsta røða bjarni hammer ger so væl
ja takk hyara formaður so koma entil einim eykajáttanin úr nevnd aftur um og fáa gjørt vegtl kallbiartunnilin sum mangla eitt sindur tvøroramenna og eitt sindur minni hvalbiarmegin tað er eingin ivi um tað at tað er ótrúliga gleðiligt at hvalberartunnilin letur upp fyri almenninginum um tíggju ellivu dagar tað er tað eingin ivi um men okur munnu heldur ikki gloyma tað og mann noyðist at siga hatta her á tingi at tann sitandi samgongan her hon brúkti eina ótrúliga tíð undir seinasta setu at forpur av hvalbartunlilnum líka til tað allarsíðsta

at hesi her báði veruliga vegastrekun er ikki tikin við tað er væl skilligt hennrik old hevur eisini fortalt frá tað er skuldi hann verða samtykt skuldi hann setast í gongd byrja so varð mann noyddur at fara í gongd tá mann fór í gongd tí illa hevði kvalpattunim ikki fara í gongd og tað er so heilt sikkurt at visi tað bleiv eitt stýrið vistuhann ikki fór gongd nú og sitandi stýrið nú var so sjálvandi hevði tey farið norðrur fjall nú og sett hvaldbearatunnlilin aftur um køina sum mann hevur gjørt fyrr men nú er veruleikin sum mann er hvalbiartunnilin er verður tikin á almenna nýtslu hvørja løtu og mann hevur so samtykt at fara í gongd norðurum fjall eisini so tað eru tvey gleðilig ting tað sum hetta her snýr seg um nú nú hevur mann møguleikan tað er har og tað hevurur ført fram frá millum annað formannum og fíggjarnevndini at tað er einki sum helst klárt at fara í gongd landsverk hevur onga ætlan um hvussu hann skal breiðka heina vegin ella ikki

og tað er eingin ivi um tað at tað sum hetta her snýr seg um tað sum hetta her málið faktiskt snýr seg um tað er ferðslutrygd og einki annað

fíggjarnevndin tann parturin av fíggjarnevndini og framsókn sum eru ímóti hesum uppskotinum tey brúka ta grundgevingina tbrúka faktiskt brúktu teg óalmindiliga nógvar grundgevingar fyra ikki t taka undir við tí men grundgevingin var tað at eisini tað tað eru so nógvir onnur vegaseg hjá føroyum sum eittanastað sum eisini tørvur eru á tí er tað haldi eg má siga harra formaður eg má siga at tað er meira kottligt at hoyra hvussu fyrsta viðgerðin hvussu viðgerðin var undir fyrstu viðgerð altso nú havi eg skrivað nøvnini niður og stikkra um eg tímir ik at lesa teg upp men eg kundi farið ígjøgnum tey allarflestu hjá samgonguni sum tóku orðið sum segði at sjálvandi sjálvandi má hetta gerast millum annað segði einlands eini ein løgtingslimur í samgonguni okur hava akkurát fingið hækkað fordobla løgujáttanina tunlarnorðufjall við yvir tvey hundrað milliónum fyri at fáa alt við so sjálvandi skal hetta gerast tað dragar seg um átjan til tjúgu milliónir tað er lummagrús í mun til tað sum okur akkurát fungu in orðum fjall sjálvand má tar gerast so at hvallbungar suðuroyingar fáa eina ferdiliga ætlan tað altso tað bleiv staðfest ferð aftanaferð undir fyrstu viðgerð og so komu teir kroppa kroppið ropandi her hetta er einki at snakka um hetta er ein avgreistuspurningur hetta mundiku finna pengar til og fáa tað avgreitt onkur annar vísti eisini á at tað eru faktiskt pengar eftir hvat loypur av frá verkætlanini men tað vísir seg ikki at eg veit ikki nokk av pengum sum loypur av so skuldi hetta her gera so skuldi tað vera eina eykajáttan o eg kann venda aftur til hetta er eitt ta er ferðslutrygdin sum var yvirskriftin undir allar fyrstu viðgerð tað dragaði keg um beint yvir ein kilometur øll í løgtinginum hilduð hetta er í lagi hetta má gerast tað verður víst til at vhendan her ætlanin her av tí av tí at tað verður víst á at hað eru nógv onnur vegastyrkir ú føroyum sum eru líka eg haldi kanska tað ikki akkurát líka men líkamikið tá eg staðfest at tað eru nógv veastyrki h á føroyum sum kundi verið gjørd eitt sindur betri og tað nú altso frá fyrstu viðgerð nú er tað alt broytt nú skal hetta her koyrast inn í ein pott gud viti hvussu stórir tann potturin er tí sum eg v hoyrdi bara nú í áðni tá ið magnus rasmussen var her tað vórðu eini fimm seks hartmært og tað vr komu fleiri onnur í einari langtíðar løgujáttan hjá hjá hjá samgonguni men tað er ein øgiliga gott øgiliga gott hjá mær hjá andstøðuni og hjá øðrum hjá suðuroyingum og kanska kanska øðrum eisini í politisku skipanini at vita av jamen so er hesin vegurin her sparkaður út til jørðina og væl út á bananum teirvun jacobsen sum er partur av lndsstøruni hann førir hann førir fram at siga tað at skal hesin nú en er kanska orðu monnunm vissu hesin hetta vegasøki verður gjørt til ein spildur nýggjan klotbarartunnil sum letur upp um tíggju dagar tað er ein skandala tí so skulu øll onnur gerast eisini sjálvandi hevði tað verið best vissi mann kundi farið út og sagt alt skal gerast alt skal gerast í senn men tykur hava eina ítøkiliga ætlan beint her nú beint her nú um ein tunnil sum opnar koyri a løtu og tað er ein øgiligur munur nú er tað eitt annað stað sum biljustinusen vel siga at tann smali vegurin allan samlan vegin líka til hvalbiar og tann tunnilin sum ogur fáa nú har suðuri hann er fantastiskur hann er nýmótast og hann hann verður fantastiskt tá mún koyrar ígjøgnum hann nú kemur tú út á eina fantastiskum tve tver breiðar farbreytir og so kemur tú við fullari ferð inn at tað smala vegin hjá biljustinussen kann mann siga men tað gert tú tað er so tað og hetta her er nú ikki akkurát nakað sum eg sjálvur havi funnið upp á beint nú ella fyri einar tíð síðan landsverk h vístir og hetta her fleiri ferðrnar fleiri ferðirnar ígjøgnum alt forløpið tá ið sáttmálin beint aftaná henda samgongan so til tá varð tað eisini tikin upp ber tað til tá seyði man tíggju milliónir gott nokk men sum landsverk hevur arbeitt vi hesum her er tað komið til eina kostnaðarmeting sum sigur tjúgu milliónir kanska lagt eitt sindur afturat tað kann gott vera sjálvandi meti metir ein stórur partur at í politisku skipanini og ein stórur partur av føroya fólki serliga øllum suðuroyingum eisini at tað hví kann mann ikki siga jørgun niclasen kemur í suður næsta leygardag at halda røðu kann ag siga veitst hvat hetta má samgongan finna útav oku kuna fáa betalt hesum veginu hann hevur millum annað verið í runavík og verið í havnini og sagt beitt hvat ein tunnil er bygdin nú men eg vil gjarna játta hálvtrýss milliónir til kommunalar vegir runavík og hundrað milliónir í havn tað er altso soleiðis leysliga rokna so er tað tíggju ferðirnar so nógv sum okur snakka um beint her nú

og eg veit ikki um eg bara eri eg sum haldi tað men tað tað er tað virkar eitt lítið sindur

tá ið tað var øllum førum polarenatúgvu vísti eg akkurát tað hví brúkar mann eina fyrstu viðgerð eittanaðstað a lovprís á uppskotnum men tá mann søttu seg aftur sum vísti í øðrum málunm í dag so kemur koma á løgtingsfólkini út aftur á hesum røminum so standa nøkur landsstýrisfólk aftanfyri og siga tað kemur ikki upp á tal andstøðan skal ikki hava einakrónuhe so leingi su okur sita á landsstýrinu og tað er tað sum hendir fer aftan á fer løgtingið sleppur ikki at bestemma tá ið hetta he tá iðta her landsstýrið situr oeg kann taka eg má taka eitt tími afturat harra formaður tá formaðurin veit alt um tað eisini tá ið fyrstivinnu lóggávan bleiv leiv bleiv eitt annastað skuldi samtykkjast tá só tekur her krøvini vóru óendalig tað vóru treytaleys krøv og okur sum sótu í andstøvu gingið á gangirnar okur hoyrdu rópini frá landsstýrisfólkunum fíggjarmálin fiskivinamálin ikki so nógv av løgmanni at hetað skal koyrast ígjøgnum líkamikið hvat titr fáa ongar broyting inn tað tak okur seinni og tað eru tær broytingarnr við síggja nú stíðliga rolin tað passar

fýrs prosent av samgonguni sæð har seði hetta má gerast sjálvandi má tað gerast okur hava akkurát játtað tvey hundrað milliónir norðanfyri hetta má avgreiðast men landsstýrið aftur her gevur harðraboð til løgtingið landsstýrið kali iki blandaatsryt av løgtingið her yvirhøvur støðdatíð men tá tað er sagt harra formaður um ikki annað so tað sætt eitt sindur fokus á at eg eru tvey vegarec við hesum nýggja tunlinum sum gera ferðslutrygdina verri verri tað er tað tað regastiónum ferðslutrygdina og eg hopi veruliga at eg møti upp í í møti sjálvandi upp saman við einum stóra parti av løgtinginum næsta leygardag og eg vóni at landsstýrismaðurin fer at fer at hava við í sínari røðu at hesi bæði verðastrekkini skulu gerast og hann fer at syrgja fyri at tey verða gjørd í øllum førðum í hesi setvini tí eftir á hesum her álitinum so eru tað ongantíð
gjørt ja takk fyri ein væl her takk fyri at fáa mær so eru viðmerkingar magnus rasmussen á fyrstu gerð so væl
takk fyri harra formaður kann bara upplýsa røðaranum at tað er eingi harðaboð komin úr landsstýrinum og tað er heldur ikki í tráðvi veruleikan tá mann sigur at tað er púra klárt at byrja mann skal líka tosa við jarðreiðarnar vit fingu eitt upplegg til ein alternativa loysn so eg haldi at mann skal dyrka teir møguleikarnar sum eru sum mann fær ta bestu loysninaog so er tað óalmindiliga lætt at standa nú tá ið mann hevur sitið í samgongum og mann hevur havt møguleikan tað er ómetaliga nevnt at standa og siga hetta skal gerast her nú øll eru samd um hetta at gerast spurningurin er bara akkurát í hvørjari raðfylgju og pengar mugu finnast til tað og tí síggja vit eitt lítið størri samanhangi tað plýr ikki at hetta verðast ikki ikki skal gerast takk fyri
ja tag ger so væl bjarnin hav mær
takk fyri harra formaður ja takk fyri rasmusnei magnus rasmussen sjálvandi eri ikki samd við tí altso eg hoyri tað ikki dagliga men við við jøvnum millumbili hvat landsstýrið harrabo sum varð verða trumfaur dypit av løgtingið tað er nakað tovætlt men sum magnus rasmussen før vísir á inni í við viðgerðini hjá teimum í fíggjarnevndini so er tað komið fram kanska eina aðra veðarføring eg havi hoyrt um eina aðra veðarføroingar eisini sum kanska kann vera góð til ein suðuryartunnil men hatta har er tað sum mann kallar fyri tað politiska trygsið øll minnast tá ið alfin kalesberg skuldu gera nær mank tú gera tunnlin til viðareiðis hevði vitað ikki verið betur tá ið mann snakkaði um tunlar norðurfjall hvat við hesari veðarføringini í staðin fyri hesa veðarføringina va enda tað við altso øll sum hava verið í polpolitikki meira enn tríggjar vikur vita tar hatta er ein máti at forkomandi málið og tað er tað so kann mann smakka um eina viðarføroyingur ígjøgnum montasiona ella omanfyri tey næstu tíggju árinitakk yrha formaður
so er tað sirur stenberg sum kan ena viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður nú hava okur eisini fyrr í dag viðgjørt karmar og eg dugdi ikki orilia at síggja atman tað var so heldur ikki so ítøkiligt men tað er einki sum tíðir upp á at mann hevur sett pengar av til altso at mann hevur økt játtanina til vegir tað dugdi eg ikki at síggja í har tað er sjávandi gott at okur fingið sett hvadberatunnlin á skrá tað er so okkurt sum tíðr up á hanar ikki verður settur á skrá nú tað var ikki so mikið sum kann játta vegin so sjálvandi taki eg undir við hesum uppskotinum ø og eg veit iki orlga hvat í grundgevingin er fyri at fella tað et trúgva ikki at tað eru pengar tá ið mann hevur víst positiva vilja í fyrstu viðgerð tað virkar nokk so undarligt men nú veit eg ikki hvat hoyryingarnir hava víst ellars men tað skal so hvussu fáa mín atkvøðu tí eg sjálvandi skal tað vera í ordan
ja takk ger so væl at bjóðta mær takk fyri
fyri harra formaður ja takk fyri at fyri undirtøkuna sigur stenberg okur hevði eina eykajáttan sum oku sumakkurá verið til viðgerðar frá frá væl yvir hundrað milliónir og tað var eittan avstað at vóna um at kanska tað varð sett ein partur av til hesi vegirnir her men at hava eina grundgeving altso hava eina grundgeving fyri ikki at gera ta her til hsa nýggju tonelluna sum eitur jamen tað eru ein rúgva av øðrum vegastekkjum her og nøkur der sum kunna samanberast sum kundi veri eitt sindur betur tað er ikki ein haldgóð grundgeving fyri at niðurstenna hesum málinum tað er tað ikki eg haldiat man skal bara vera ærligur o siga tað hetta er uppskot sum er komin frá andstøðuni og tí skal tað stemmast niður so líkamikið hvat suðuroyingar o hvalvíkar siga til tað takkfyrhara formaður
ja takk tá jakkosen fer viðmerking

ja takk ger so væl bjóðið hava mær
fyri takk fyri til nakað hugleiðingar trerbur jakobsen okur hava bíðað okur hava havt millum annað eisini hvaldbønkar í samgonguni sum tíverri ikki eru her í løtuni sum eittannað stað hava spurt eftir hesum her eisini til seinasta fíggjarlóg vónaði at tað kanska sjálvur legði eitta uppskot fram vónað at ey kanska tóki undirvið hesum her men eg skilji gott eg skilji gott at torbar jakobsen er eitt sindur hugstóttur av at mann ynskir eta her ter bakasten hevr fíngið hálvtrýss milliónir til sín til sína kommunalu vegir og at mann ikki kann mann ikki sleppa at finnast at kann mann ikki sleppa at finnast at at nú an verkætlanin er hvann annað skal mann gera sum vorkalpolitikari enn siga at sjálvandi eigur mann at gera hetta her me ta tað sum tað dragas seg um so eg eri øgiliga harmur um at ikki verður samtykt eg eri eisini harmur um at mann ikki nevnir í álitini frá samgonguni at tað er innan fyri aða tíðarætlan at hetta verður gjørt tí tað er skotið totat út jørðina men takkfyri hara formaður

koyr viðmerking til torbiøn jacobsen her ikki minli enn tríggjar biliustinussen ja tað
at jørgun niclasen hann er kanska í so ofta har inni í runankommunu fyri tíðina hann helt flægrøu so seint sum fyrradagin og tað sær út til at kemiin er øgiliga góð ímillum tjóðveldið og fólkaaflokkin hvussu so er har inni og tað hevur tænt staðnum eg haldi tað var eitt frálíkt intiativ at borgarstjórin í triðstørstu kommunu bjóðaði fíggjarmálarárinum inn at síggja umstøðurnar og at so at hann sjálvur kundi síggja hvussu ið trongt tað var at koma ígjøgnum býin og kanska serliga trongt summastaðni og tað gjørdi so tað at tað bleiv møguligt at fáa sett eina slíka fígging upp sum nú er blivin ein fyrimynd fyri aðrar kommunur sum eisini royna at dyrgja eftir at fáa eina líknandi skipan at gera kommunalar vegir við almennum stuðli so kanska er tað eisini komið nakað gott burtur úr tí upp á landsbasis o kanska var tað eitt hugskot eisini hjá tvøroyrar kommunu at brúkt møguliga ta fyrimyndina takk fyri
torbjørður koppsen ja takk

jarni hammer eina viðmerking
ja takk for formaður tjóðveldið í jarnarflokkinum hava kanska gingið nokk so nógv hondið í hond at seinastu nógv við árini tí tað er eisini gott at hoyra eina veruliga veruliga kritiska rødd hjá tjóðveldi mótvegis jarnarflokkinum tá er kanska serliga tí fyrra málinum har kunnu snakka um loysing millum tjóðveldið og jarnarflokkinum men men soleiðis sum í torbøtuni rósur undirsøgdu eysturoyartunnilunum sum eg eisini geri eitt fantastiskur tunnil so grei eg eisini í útføra tá ið býnja hvussu hundi eisini um mann fekk møguleikan veruliga veruliga hevði farið at arbeitt fyri at at at suðuroyartunnilin eisini kom tá einum strandartunnilin bleiv ferdigur mann kundi so mann kundi bundið alt føroya land saman takk fyri at formaður
torbi jacomsen

stigurin ikki ímótur sum er sum vegaføringini í í hvalbati ikki staddast um men mátin má jú segði mátin gjørdu báðir so er tað beinir johannesen fær eina viðmerking
takk fyri nú tað ljóðar til at at torbjarn jacobsen fekk nógv burturúr tí almennu vitjanini hjá fíggjarmállaráðnum í runavrikur kommunu so vildi eg spurt hann um hann vit viðmæla tingliminum hjá sjálvstýrinum og borgarstjóranum tvøroya kommunu um at kanska gera tað sama so hann fær hetta her viðarføringina upp á pláss í trongisvági kanska tað saman við borgarstjóan í valdbiar kommunum takk fyri
ja torbjørn

ja hesar viðmerkingar ublivu nokk so langar men nú nú ver tað so jóhandav sum farin
takk fyri tepur jakobsen fyri eina eina hugaliga røðu tað kundi nokk so áhugavert hjá okum her í tingina fyr tyat vita altso tann teknikkur og taktikkur sum bleiv brúktur tá ið hetsaher fylgjur kom inntil runavíkar tað geksk sjálvt fyri seg hálvfjerðs minuttir ogundirskrivvar upp á eina lætta løtu hvat gjørdi torbi jakobssen og hansara men fyri líkasum at fáa líkasum bóltin í málið og og og fáa so avtalan upp á pláss so skjótt er tað nógv serligu tatikrsum ørnur kunnu brúka kanska

ja takk fyri ja takk fyri so er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara so at atkvøða í hesum málinum sum øvar uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu og vit vit atkvøða ja bíða tú her er eitt broytingaruppskot her er eitt broytingaruppskot og tað er aksel jóhannesenog pálla reynatúgvu og jógvan skoran sum hava eitt broytingaruppskot tað skulu vit fyrsta atkvøðum vit atkvøða nú um broytingaruppskotiðja vit eru liðug at atkvøða málið er ella broytingaruppskotið í falli tað er tíggju atkvøður fyri fimtan ímóti ein er blonk men vit skulu so atkvøða um málið soleiðis sum tað varð lagt fram tað fara vit at atkvøða um nú ger so væl ja vit eru so liðug at atkvøða málið í falli tað er tíggju atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonkt so er hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin til tað seinasta seinasta viðgerðin í kvøld tað er onnur viðgerð av løgtingsmáli hundrað og tretivu nei orsaka hundrað og tveyogtretivu tað er uppskot til samtyktar um veðurlagslóg hvør biður um orðið tað er fyrst khristian andreasen sum fær orði
a formaður tað eri onskotið samtyktar um veg
eri eitt mál sum hevur verið fyri í rættarnevndini og vit hava havt umboð fyri ella vit h havt ymiskar hoyringar fári á náttúru umhvørvisfrevinarfelag ringrás veðurlagsleg nú far á oylendustrið cp og miðnám boðu hansen havfrøðing og landsýrsmannin í umhvørvis vinnumálum helga abramsen saman við umhvørvisstovuni uppskotið hevr til endamáls at heita á landsstýrið um at fyrireika at liggja fyri løgtingið lógarupskot um eina veðurlagslóg og rættarnevndin hevur so býtt seg í ein meiriluta ín minnuluta um meirilutin tað er so samgongan kristin andreasen frimund rasmussen erard joensen og steffan klein poulsen og vit siga tað at landstýrsmaðurin í umhvørvisvinnumálunum skipaði fyri stuttum fyri almennari hoyringsfundi og uppskot til nýggjan orku og veðurlagspolitikk harumframt hevur landstýrsmaðurin gjørt eitt ítøkiligt uppskot um á minka útlát av vakstranskassum koma tíggjuárini sum fevnir um fimmogtjúgu átøk sum øll hava ti endamáls at umstilla okkara samfelag til grøna orku uppskotið er í løtuni til hoyringar og til viðgerðar hjá samgonguni og ætlan er at leggjahetta uppskot fyri løgtingið í komandi tingsetu meirilutin er ikki samdur við fyritika uppskotið sum hevur endamáls at tað skal vegja s ein veðurlags lóg fyri løgtingi vísandi landstýrismaðurin eftir ætlan leggur uppskot til samtyktar um orku og veðurlagspolitikk fyri løgtingið eftir ólavsøku tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælið løgtinginum frá at smtykta upuppkopti ogtað er soleisinar at landsstýrið arbeiðir í løtuni við einum veðurlagspolitikki og og eini veðurlagslóg kann mann siga ella ikki ein lóg men einum einum tilmæli og uppskot til samtyktar og tað er farið í gongd sog tað er tað hava verið hoyringar og og tað sigu sjálvt at tá kann meirilutin í rættarnevndini ikki fara og samtykkit uppskot til sig samtyktar sum áleggur landslein koma við einum við einum lógá økinum so vit mæla frá at taka undir ið uppskotinum ø ja ja tí at landsstýrismaðurin arbeiði við málin sum tað fyri liggur tað er tað sum eg havi sigað her takkfyriharra formaður
ja takk fyri síðani ja orsaka tað var ein viðmerking tað er bjørt samuelsen sum fær orðið gerso væltakk
eg bleiv eitt sindur forvitin hittast stendur í álitinum at landsstýrismaðurin hevur gjørt ein langa røða uppskotum sum skulu minka um co2-útlátið hevði kristian andreasen kunnu upplýst tingið um hvørja av teimum sum er sín bólkurin í sínum listum yvir møguliga átøk sum fólkaflokkurin ætlar at vera við til at fremja tí mær vitandi so landsstýrismaðurin ikki fingið umtøk fyri sæðan nógvum av teimum vit royndu at fáa at vita hvørja ætlar mann at fremja men tað kundi hann svara upp á tí at hann hevði ikki umtók fyri nøkuna av teimum so kundi kristian andreasen kanska fortalt okkum ítøkiliga hvat er tað fyri uppskot sum tit hava sagt ja til sum landsstýrismaðurin ella sum tú fæðast ja til sum landsstýrismaðurin kemur niðan við nú takk fyri
so er tað bjørt nei so er tað kristian andreasen ger so væl ja
harha formaður tað er so eisini at tað er lagt fram til hoyringar og tað er eitt uppskot við eini rúgva av átkum og mær vitandi er ikki endaliga støða tikin til hvørja hvørji átøk mann tekur undir við nei altso tað fari iki a siga nakað um nú tað skal gerast liðugt og mann skal vera samdum tá so fer heni niðan løgtingi men altso tá ið ið landsstýrismaður í okkara samgongu kemur vieit upskot við so nógvum átøkum sum s skila seg sjálvt at vit fara at taka taka undir við hesum átøkunum tá teir koma har til altso tað eri eg ikkitrupulleikin men tað skal viðgerast politiskt og tað tað er spurningurin hvat er realistisk at fremja í einum landi sum í føroyum og tað krevur neyvar kanningar og og eisini eisinimann manskal hava vinnulívið verið við upp á tað og mann skal eisini vordera kostnaðirn av hjá fólki hvat tað kostar og sovíðari og hetta her við cog tvey útlátið og avgjaldið á trað tað er jú stórir spurningar sum vit máttu taka støðu til so tað gev mær ikki liðugt up upp á inakar upp á eina viku asu tað má mann viðgera til komandi tingsetu so verðu taðlagt fram tá takk fyri formaður
ja so fær ingilín didreksen strøm orð ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg skal lesa álitið hjá minnilutminnilutanum í í rættarnevndini hetta er eitt uppskot sum eg og hervuru posdóttir hava lagt fram fimta mars og minnilutaálitið tað er tað er soleiðis í tvey túsun og níggju so samtykti løgtingið veðurlagspolitikk føroya sum uppskot til samtyktar málið í politikkinum tað var at minka føroyska útlátið við tjúgu prosentum í tvey túsund og nítjan í mun til tvey túsund og fimm veðurlagspolitikkurin eydnaðist als ikki tvørturímóti so vaksútlátið merkisvert hetta er álvarsamt og vísir at politiska politiska skipanin hevur svikið tí er neyðugt at skipa karmarnar um landsins veðurlagspolitikk í eini bindandi lóggávu mannaskaptu veðurlagsbroytingarnar kunnu hava óbøtuligan skaða við sær tíðin sum vit eru í beint nú og nøkur ár fram er sambært ybcc sum ír veðurlagspaneli hjá st tíðaravmarkinkin vit hava at halda hitaøkingina á klótuni í miðal undir eitt eitt hálvt hitastig vit síggja longu nú avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum og hesar fara bara at gerast ógvusligari men møguleiki er enn fyri at vit kunnu avmarka avleiðingarnar av hitaøkingini tað er gjørligt um vit venda skútuni og fara at minka nógv um útlátið bæði her heima og úti í heimi tí tað er týdningarmikið at vit gera átøk nú og ikki bíða hetta sama førdu eisini fleiri hoyringspartar fram í nevndini tað er av alstórum týdningi at tey ríkaru londini í heiminum taka sær um royggj og ganga á odda føroyar eru eitt av heimsins mest dálkandi londum tá tað snýr seg um útlátið og av tí at vit eru rík og hava eitt ovur vurhonds stórt útlát eiga vit at seta okkum høg krøv á umhvørvisøkinum í føroyum eiga vit at gera munagóð átøk sum í minsta lagi at røkka ásetingini um fimmogfjøruti prosent minking í útlátinum í tjúgutretivu nettum null í tjúgughálvtrýss í mun til støðisárið tvey túsund og tíggju hetta hava vit eisini bundið okkum til tá vit tóku undir við paríssáttmálanum eisini liggur hetta í heimsmálunum sum løgtingið einmælt yki á at heita á landsstýrið umum at fremja eftir uppskoti frá miðflokkinum í tvey túsund og ein meiriluti í løgtinginum tykist ynskja at gera vit skulu gera okkara á veðurlagsøkinum tí áttu vit at gjørt okkara veðurlagspolitikk løgfrøðiliga bindandi tað er enn ikki eydnast okkum at minka útlátið og hitin økist undir nevndarviðgerðini so varð víst á avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum sum bæði eru ræðandi her hjá okkum og úti í heimi tað er greitt at vit nærkast óbroytiligum støðum sokallaðum støkk mørkum ella tippingpuns sum kunnu seta gongd á ketireaktiónir sum skunda meira undir hitaøkingina enn væntað fyri at sleppa undan hesum so skulu vit seta átøk í verk nú ørkymlanin um at veðurlagspolitikkur sum ikki er løgfrøðiliga bindandi ikki er nøktandi hann kemur ikki úr ongum børn ung yvir allar klótuna eru seinastu árini farin út á gøtuna at krevja at heimsins politikarar taka veðurlagsbroytingarnar í álvara og lurta eftir serfrøðingunum á økinum sum hava víst á trupulleikan síðan fyrstu ferð í átjan hundrað og nógvir peningur og orka hevur verið løgt í at fjala út yvir vitanina um veðurlagsbroytingarnar men í dag eru vit øll meira ella minni varu við at veðurlagsbroytingarnar eru veruligar at tær eru mannaskaptar og krevja at allir partar av heiminum taka lógvatak um at minka útlátið so fyri ikki at enda í somu støðu sum vit eru í nú har veðurlagspolitikkur føroya frá tvey túsund og níggju als ikki var rokkin so noyðast vit at hugsa øðrvísi vit noyðast at hyggja í eyguni á hvørjum øðrum og sum politisk skipan binda okkum til at skerja útlátið fyri klótuna og fyri komandi ættarog mælir løgtinginum staðiliga til at samtykkja

ja tað er jú løgtinginum í dag bæði samgonga g andstøða og landsstýri siga seg taka undir við at vit skulu gera okkara fyri at minka um útlátið tað er bara tað atvit hava líkasum gjørt okkum nakrar royndir og eg haldi at tær royndirnar siga okkum at vit skulu skipa veðurlagspolitikkin í lóg tað er ikki í andsókn við atlandsstýrið er farið í holt við at gera ein veðurlagspolitikk tað kundi saktans verið tí vit hava jú roynt hetta uppskotið til samtyktar ístaðin fyri at vit minkaðu útlátið við tjúgu prosentum so hava vit økt útlátið við fimmogfýrs prosentum í mun til ta málið sum vit settu okkum tá tað er ikki nóg gott og tað vísir jú eisini at hetta uppskotið til samtyktar ikki er bindandi tað er ikki joridisk bindandi men kann saktans leggja tað í eina skuffu og gloyma tað har eins og mann gjørdist síðst meira ella minni eg vil fegin hava eina veðurlagslóg tí at hon er løgfrøðiliga bindandi tað hev verður ført fram av landsstýrismanninum at mannvil ikki binda for nógv mann vil ikki líkasum binda skiftandi samgongu er upp á at skula føra ein ávísan politikk sum tær ikki hava hug til men tað er tíverri tann støðan sum vit standa í nú at vit hava faktiskt ikki tað tað luksuseg at lata vera við at gera tað um vit dhandførdu koronukreppuna eins og vit handfara veðurlagskreppuna so hevði tað í øllum førum øgiliga skjótt høvdu vit sæð øgiligar avleiðingar sjálvt um avleiðingarnar kanska ikki eru líka ógvusligar og sjónligar akkurát her hjá okkum so eru tað avleiðingar sum fara at vera fatalar fyri bæði okkum og komandi ættarlið tað sum mann ikkir við einari lóg tað er at mann setur sær eitt mál tað málið skal vera ambitiøst tað skal vera í tráð við paríssáttmálan í minsta lagi fimmogfjøruti prosent reduktión mann skal gera eina heildarpolitiska virkisætlan sum jú er tað minnisr eitt sindur um tað sum landsstýrismaðurin er í gongd við at gera og so má mann hava uppfylgingar frágreiðingar hvussu tað gongur við at minka útlátið og tillaga politikkin hareftir og syrgja fyri at mann ikki kann slaka í politikkinum tað er eitt ótrúliga stórt arbeiði og tað ferleika sum inn í allar partar av tí politisku skipanini í øll aðalráð so eg skilji eg skilji ordiliga væl at mann ynskir sær ikki at binda seg upp á tað og ikki ati ja at at kanska sleppa sær undan og gera tey tingini sum eru populer og kanska ikki taka tær tungu avgerðirnar tí tí eg haldi at tað er øgiliga týdningarmikið at vit sum samla løgting saman við landsstýrinum og saman við fleiri komandi landsstýrinum kunnu taka avgerð um at hetta eru nøkur ting sum vit skulu gera soleiðis at tað ikki verður til politiskti blakarí aftur og fram men at mann ger tað sum skal gerast og bindir í lóg við ætlaninum

ja tað er heldur nógv prát í tingsalinum so fær bjørt samuelsen eina viðmerking
eg fær takka ingilin dideresen strøm og her var possdóttir fyri tað stóra arbeiðiðtað at gera á hesum økinum og eg fari ataka
undirvið hesum her uppskotium av fullum huga men eg má eisini samstundis siga at um hetta lógaruppskoti bliv samtykt vørt kvøld setda hvørti he frá ella til so leingi hendan samgongan situr tí ati vit royndu nú landsstýrismaðuin evð gjártsatt arbeiðið vóru øgiliga fegin at fóra í gongd við tað so royndu vit át teimum fundunumvit vóru á at siga kunnu vit fáa bara eina lítla ábending um hvørji tøk mann er vill er til atso lógaruppskot er man viljur til at gjøgnumføra hvat ið mann viljar til at bróta nasar fyri hvat ætlar mann sær at fara eftir í hesum langa listanum av uppskotum frá einum arbeiðsbólki ikki frá landsstýrismannum ikki politiskta arbeiði og tað bar simpulen ikki til og tí søgdu vit eisini at vit fara ikki at taka undir við enn einum uppskot til samtyktar uttan at it forplikta við nøkrum heilt ítøkiligum lógaruppskotum sum skuldu koma á tingborð nú at hei spyrji ingilin ditersa strømn smdtí at tað er neyðugingilein strøm ger su vælja takk fyri viðviðmerkingina akkurát sum sum bjørt samuelsen vísir á at tey fóru
ella tjóðveldið
tóra fund við við landsstýrismannin um hetta her uppskotið so høvdu vit eitt sindur tær sau tær somu treytirnar at vistu at tað ikki er lógarbindandi vvissu lógaruppskot ikki fylgja við sum mann samtykkir ella um atn skipa tað í okkurt sum er løgfrøðiliga bindandi sum mann ikki kann kann fara frá tí aftur h so er hetta so er tann popolitikkurin sum mann ætlar at gera økinum ikki nóg tungt vigandi vit hava prøvað tað fyrr tað riggaði ikki hví skuldi tað rigga í hesi ferð øh hetta er tað er ikki tí at vit mangla uppskot til hvat mann kann gera vit hava ætlanir sum eru gjørdar áðrenn av øðrum landsstýrisfólkum tey liggja í hópatali mannkann taka tey fram og finna tey at seta tað í verk eg haldi er tað sum hann skal gera í staðin fyri at ja eg veit ikki eitt sindur spæla eitt sindur sjónleik við um mann kann gera eitt sindur av hesum men eitt sindu av handan veg vit mugu skipa tað ordiligt í einari lóg nú so er tað christian andreasen takfyr ha formaður hatta her diskusiónin um tað skal vera uppskot til samtyktar ella en skal vera ein lóg altso ein lóg er jú
bindandi og hevur hevur namalt konsekvensir við
ikki yvirhævdu lógina so kann mann revsast ella mann kann ífella ansvar og tað sum røðarin tosar um er at vit skulu seta okkum mál og gera tíðarætlanir og gera uppfylgingar og tillaga politikkin hareftir tað ljóðari mínari verður sum ein fastan politikk í økinum og altso hvussu sær ingilindis stømur fyri sær ein at ein lóg skal kunna hondhevast altso eri eg nakað fordømi upp á tað aðrastaðnis í heiminum mann hevur eina eina lóggøvu um hetta her takk fyri at fara mær inn støðmennin støðmennin er jú nettupp tann at gert tú eitt uppskot til samtyktar so eru ongar avleiðingar fyri nakrar
í tí politisku skipanini
tú kanst taka ímóti einum uppskot til samtyktar allir flokkarnir hava samtykt tað gjørdu við síðst allir flokkarnir uppskotsetarhar allir flokkarnir gloyma uppskotið tað er ikki nóg gott tá etann politiska skipanin svikja men tað erikki løgfrøðiliga bindandi eitt lógaruppskot er løgfrøðiliga bindandi og tí er tað týdningarmikið at heta málið sum vit seta okkum er skipað í einari lóg tí vit mugu hava greiðar karmar yvir hvat tað er sum vit ynskja okkum so at vit verða noydd til at gera tey átøkini sum vit skulu tí at er tað nakar nakað sjálvandi politikarar dáma væl at gera so er tað kanska at at siga tað sum øll vilja hoyra og at gera tað sum øll vilja hava men tá ið tað kemur til veðurlagspolitikk so verður mann tíverri eisini noyddur til at gera nakað sum kanska summi fólk ikki vilja hava takk fyri harra formaður ja so er tað hervurpostdeiltur sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaðurin ja yslønderes
strømm hevur lisið álitið upp sum eg og ingin lýndisturstrømm og sigur steinberg hava skrivað
hetta uppskotið um at fáa eina veðurlagslóg tað tað kemur av at tað er sjálvandi eitt øgiliga stórt ráku millum ung og mamman ynskir at politiska skipanir kring allan heimin taka veðurlagspolitikk og veðurlagsbroytingarnar í álvara og er eisini sprottið upp úr tí at vit hava síðani viðbáðar blíva valdar á ting eg og ingilin tycisense boðar arbeitt o heitt á landsstýrismanninum um at vinarliga hugsa øðrvísi nú tá ið nýggjur veðurlagspolitikkur skuldu gerast enn mann gjørdi í tvey túsund og níggju tí at víst okkum at tað riggaði ikki við einum veðurlagspolitikki so seti mann ein karm um arbeiði fyri at minka um útlátið tá setur mann eitti langtíðar mál hvussu nógv skal útlátið minka og hvussu skjótt og visti mann s fylgir tí sum parísatá hann leggur upp til so hevði tað merkt at vit at skulda minka okkara útlát við fimmogfjøruti prosentum fram til tjúgutretivu í tvey túsund og hálvtrýss skuldu vit havt nettug null harafturat so leggur mann upp til við eina veðurlagslóg eisini at mann ger nakrar virkisætlanir soleis at vit alla tíðina ár fyri ár fylgja upp uppá hvussu gongur mar vit eisini leggja nýggjar ætlanir soeiskla vit alla tíðina fyri at halda okkum til langtíðarmálið eg haldi at um vit veruliga meina nakað við teg tá vit siga at vilja minka okkara útlát og vit vilja gera okkara til at basa veðurlagsbroytingum so eiga vit at kunna semjast um at ein veðurlagslóg er tað rætta at gera tí vit mugu ikki gera tann sama feilin umaftur mann gjørdi í tvey túsundog tíggju ein veðurlagspolitikk sum tá hevur verið rættiliga ambitiøsir hóast hann kundi havt verið ambitiøsari eisini tá sum allir flokkar stóðu samanum men støðan er tann at málið var absolutt ikki rokkið heldur tvørturímóti og tí eiga vit at taka við tí lærdómum um at tað er ikki tann rætti mátin at fara fram hesi ferð ja tað er soleiðis at hervør polsdóttir hevur orðið her uppi eg veit ski um fólk hava ordiligahavtfingið tað viðannars
haldi a fólk hava hug at práta so at fara út í gongina at gera tað ger so væl hervur polstóttur takk fyri eg haldi ikki at fólk sum fóra út í gongina a práti halda tey skuldu lurta eftir tí sum verður sagt tað er tørvur á tað verður lurtað men eg haldi at vit um vit veruliga meina nakað við tí vistu vit vilja minka okkara útlát so mugu vit ikki gera teir somu feilirnir og tí eiga vit at taka lógvar taðg tvørtur um flokkar tvørtur um samgongur og binda okkum til eitt mál eitt ambitiøst mál í minsta lagi fimmogfjøruti prosent í tjúgu tretivu soleiðis at vit faktiskt kunnu fortelja ella eg kann fortelja okkara ørn á mínum børnum í framtíðini at politiska skipanin í føroyum í tvey túsund og einogtjúgu veruliga bant seg og tók veðurlagsbroytingar í álvara tí tað er hóast alt komandi ættarlið sum koma at bera prísin vis vit ikki handla nú og atvit ikki seta ordilig átøkíverk og binda okkum til at halda tey takk fyri harra formaður ja takk so er tað bjórst samelsen takk fyri ja hervørður hon stríðist áí hesum økinum takk fyri tað eg eri heilt sannførd um at orsøkin til at tað ikki eydnaðist at minka um sotveyútlátið var at mann
vildi ikki forplikta seg til trupul ting politiskt ø og tað mátti bíðast líka til undanfarna samgonga kom tá gjørdu vit nøkrur avgjølt lættar men tað bleiv beinleiðis forðað fyri tá aftur í tvey túsund og tíggju ella níggju at mann at mann gjørdi átøk sum snúði seg um antla avgjøld ella avgjørt lættari altso píska til á gularón og vistimann ikki vli forpliktast til nakað sum er eitt sindur trupult so er tað heilt ótrúliga trupult at koma nakran veg ætlað it spyrja hervur posdóttir um hon kki heldur at hesi ferð má man binda seg til hvørji lógaruppskot mann ætlar at koma ígjøgnum og so kann mann altíð koyra uppskot til samtyktar men ikki bara uppskot samtyktar tí so kvalast vit í heitari luft er tað hervur polstóttur takk fyri harra formaður æh jú eri púra samd við bjørt samuelsen og tað er tað verur ikki lætt at minka um okkara útlát
og tað verður absolutt nakað sum vit
skuldu gera allíkavæl men sjálvt um tað verður ikki lætt so merkir ikki at tað er tað sum vit ikki skulu gera um tað er lætt so høvdu vit havt gjørt tað beinanvegin so hevði eg útlátið veriðminkað við tjúgu prosentum men tá mann mann setir sær tey málini sum sum almennir føroyar hava sett sær við at taka undir við parísavtaluni so má mann eisini taka teir tungu kamparnir sum eru avleiðingina av tí og tí eigur politiska skipaninr eisini at standa saman um tað soleis at veðurlagspolitikkurin heldur ikki blívur ein sovorðn vja tað blívur stríðið millum flokkar um hvør hvør fer at geva gularól hvør fer at geva gera geva písk tað er nakað sum má fylgjast at og tað mugu vit standa saman um og lógaruppskotini mugu koma við vistu landsstýrið heldur fast í einum uppskoti til samtyktar annars kal man iki aka ongd við tí takk fyri ja síðani er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so væl takk hara formaður ja heta er verið ein

taða uppskot til samtyktar um at vit skuldu gera eina veðurlagslóg og og annað og vit hava millum annað havt aktuvistar og serfrøðingar ella aktivistar veðurlagsaktivistar og ymiskar serfrøðingar sum hava givið st ein stóran tummil upp tí teir ynskja tað við at tað og ikki bara nøkur yvirskipaðir mál men her er eisini komið rættiliga nógv annað áhugavert fram í hesari nevndarviðgerðini og kanska eg komi leggja meir dent á tey tingini tí hini hava meldað øgiliga greitt út hvat tey ynskja øog og ali mann kann ræðuliga staðfesta at eingin er ímóti úr einum grønum orkuskifti men men fólk eru øgiliga ymiska málið hvussu vit skulu koma har til og tað tað slappu tit eisini at síggja í nevndini hvussu hvussu tilgongdin skal vera um mítt fyrsta boða ing tað er at at at vit mugu hava eina skilagóða raðfesting av grønum loysnum og tað var sereis til mín næsta pallpersfund harra formaður tá tar mar ikki ordiliga stemplaður inn í geymi og tað royndi at vísa á hetta her við at elbilar tað tosar so ræðiliga nógv um elbilar at eg roynt at lisa eitt sindur um tað og eg helt ikki at at vit fingu so rælia nógv burtur úr tí loysnini vit helsur skuldu lagt eftir onkrum eftir onkrum øðrum sum ha hugsar hvussu nógv dálkingin minkar perkrónu og har var so nakrir faktakekkarar nakrar so kallaðir fagkakekkara sum sáblaesthar niður tíá á elbilarnir teir vóru jú minni dálkandi enn aðrir bilar problemið var at eg kendi einki alternativ til hvat mann fekk meir burtur úr perkrónu og og ug meðan vit sita og viðgera fir her so vísar onkur annar akkurát tað sama hví brúkar pengar upp á elbilarnar tí hann segði at til dømis bjálving og annað vissu visu vit stuðla sovoroyim so fáa vit so ræðliga nógv meira burturúr og tað haldi eg er øgiliga umráðandi at tað vit fara at gera íløgur og og og annars tiltøk av ymisku slag av hesum økinum at at vit leggja eftir okkum eftir tann økinum at fáa mest burtur úr perkróni og tá er bjálving oftani upp at venda tí vit sfara afturr elbilin so so blívur hann hann blívur beturi við tíðini og hann blívur eisini bíligari og og fyrr ella seinni so so fara marknaðarkreftirnar sjálvar at syrgja fyri at at vit øll farat koyra í elbili tað tú er øllu ferðen e tað sum trendurnir vísa á og tí er mín fyrstaboðing at at vit mugu raðfesta við skili tá vit skulu finna grønar loysnir og og hesin er mmigfrádrátturin sum vit í hesari samgonguni eisini hava koyrt ígjøgnum hann hann smakkaði mær ikki so væl men men eg tað hva ikki eitt uppskot sum eg vildi arbeiða harðiligu ímótir tí at tað eru jú fleiri vinklar uppá hatta tí at tað bleivu víst á at ja vit skuldu leggja um til grøna orku men orkan skal eisini fara onkustaðni og tað er har elbilarnir koma inn men eg haldi bara at mann kundi fingið meira burtur úr aðrastaðni og eisini hug at seta spurningur við allar tær frádráttir mann givið til hitapunpturnar

og og har arbeiði landsstýrismaðurin ella ja allir flokkar sama lansstýrismannin um at finna nøkur skilagóð átøk og har eru so fimmogtjúgu átøk sum liggja á borðinum og tat tað er øgiliga umráðandi at at mann raðfestir rætt hesinm v vil vísa á tað er at vit eisini halda høvduð kalt í hesari tilgongdini at vit finna eina skilagóða tilgongd tíonkrar hoyringspartur vísti á at í føroyum so hava vit longu nógv teir hægstu elprísirnar í europa og otað tað ger okkum minni kappingarfør tá vit skulu framleiða alt møguligt serliga øll øll fiskavirkini sum vit hava av ymsum slag tey brúka øgiliga nógva orku og kanska fara í eina forskjóta tilgongd vist tað verður forógvuslig inntriv so kann tað møguliga føra til at elprísurin fer uppaftur longur upp vist mann ikki tekur tað í skilagóðum stigum men har verður so eisini víst á at at at grøna orkan bara blívur bíligar bíligari við árinum men men tað er nokk tað at íløgan er so ekstremt dýr at gera og tað kann gera í øllu førum í periotum at at elprísurin fer langt upp tí at onkur skal jú betala og vit hava annars høga lønir og og høgt skattatrýst forvegin sum ansar ræðliga væl eftir at at ú ikkigeva kappingarførur føri enn verri enn enn

hvat tað er viðgjørdu eisini í samband við hasar tilgongdina her hvørja rollu olja hvønn hvørja rollu oljan skal hava í í hesum orkuskiftinum og visti mann ger tað eitt sindur svarthvítt jami so kann mann siga t at veðurlagsaktivistarnir teir teir vilja vekk við oljuni teir siga beint út at vit skuldu steðga framleiðsluni og ikki ikki leita eftir meira olju

meðan olju serfrøðingarnar halda at olja er ein partur av loysnini vit vit mugu hava olju nøkur ár afturat og ogtað bleiv víst á at oljan nokk aso forbrúk hjav olju fer nokk at toppa ja umleið í tvey túsund og fimmogtjúgu elella har á leið so viðgjøru ta eisini hettaher við oljuavgjøldum visuvit fara leggja oljuavgjøld á tað er møguliga taðn tað efektivasta við at koma vekk frá oljuni men tað eru sluttbrúkarar sum kemur at betala og aftur har kann tað ganga tyvir elprísir vissu sev eisini skal gjalda

ja og og og o alt tað sum annars er drivið av olju tað har har kemur sluttbrúkararn at gjalda og tað tað koma tú eisini inn á nøkur sosial ting um um mann skal leggja fleiri avgjøld á á borgaranum í landinum men tað sum ver rættiliga áhugavert við hesum her við oljuni tað er at tað faktiskt rættiliga nógv sum brúka kol í dag að tað sigst at fjøruti prosent av heimsins elframleiðslu kemur frá koli og tí halda tey at oljan altso hevur ein viktigan leiklut tí at kol dálkar meira enn olja sum dálkar meir enn gáss sum so eisini dálkar meira enn tær verandi orkukeldurnar sum vit øll stremba eftir at at koma til at fáa meira varandi orkukeldi tað er jú hetta síðsta liðug so vit øll stremba eftir at at at koma til at meginparturin verður varandi orka men her eru tó aðrir faktorar inni eitt nú prísvøksturin og og tilgongdina hvussu vit koma har til

hesum her við at koma til hundrað prosent grøna orku eg havikki hugsað um tað fyrr enn í hesari viðgerðini so setti onkur spurning við um um tað var neyðugt at at at stremba so nógv eftir at koma til hundrað prosentini tí tey fyrstu o hálvtrýss fyrstuog fýrs kunnu kanska vera relativt bíli men tey síðstu tjúgu kunnu blíva okkum øgiliga øiliga dýr vistumann hugsaur um umger ta upp í pengum altso var tað neyðugt at at ella er tað neyðugt at pussa kloðina hjá okkum so nógv og betala ein so stóran prís fyri at hava hundrað prosent verandi orku og tað var eisini ein áhugaverd hugleiðing men tá tað er sagt so ehaldi allir flokkar eru samdir um hetta her og og allir allir hoyringspartar vit høvdu rættiliga varierað væl av hoyringspartum og og tað haldi eg var øgiliga gott sum mann fæk fleiri vinklar uppá hetta her øll ynskja grøna orku men øgiliga ymiskt hvussu mann sær upp á á hesa tilgongdina og so seint sum í dag so poppaði á greina upp á á vágaportalinum og fekk ikki tíð hann var so lang fekk ikki tíð at lesa hon á men yvirskriftin vara at vindmyllur dálka illa og vit hava ella landsstýrismaðurin hevur lagdi borið at at umleið fýrs prosent skal koma frá vindorku men tað vísir sa eisini at dálka øgiliga illa og bara tann yvirskriftin hevði hugsa um at hetta er iki hetta er ikki so einkult altso tar vindmyllurnar dálka so illa hvat skuldi mann so lagt seg eftir onkrum øðrum loysni tað tað var ein áhugaverd yvirskrift sum vísir hvussu trupult hettað er men

viðgerð í nevndini eg haldi tað er var øgiliga viktigt at vit raðfesta rætt at vit hava eina skilagóða tilgongd og at hava høvdið við at v halda høvdið kalt og ikki leypa í við báðum beinum so elprísir og og alt annað flýgur up harra formaður men at vit saman finna eina øgiliga skilagóða tilgongd takk harra formaður
rættiliga víða og kanska eisini avmarkandi hvat hvat akkurát
hvat tá mann snakkar um el elbilar tað er kanska ett verið svarið og vium
líka sum loysn nobalt eg kanska tað sum undanfarna samgonga hevur fokkuserað øgiliga nógv upp á at tað kanska er avmarkaða effekt nakað sum eg kundi hugsa og husað mær at spurt steffan klein poulsen um er gjøgnum formannin er vatnheitarkeldur er tað nakað sumsteffan klein polsen eisini sær sum ein møguleika tá mann snakkar um veðurlagslóg og og minni ctvyútlát in ouentað sum eg royndi at vísa á við við elbilinum bæði til til hendan pallporsfundin har eg næstan bleiv etin livandi
fyri at bera tey sjónarmiðini fram men kanska ikki vær var nóg væl grundaður tað var
bar at fáa vit mest burtur úr hvørjari krónur tá vit sattspa elbilar í staðin fyri at satspa bjálving ella okkurt heilt annað ting sum eg ikki veit um her nú og nú nevnir jaspur langaard heitar keldur ikki nakað sum eg havi fordjúpað meg í men eg veit í øll førum at hesi jarðhitaholini tykjast at vera ein øgøgiliga góð loysn og vistu tey halda í øll hesi árini sum sum han væntar so sum tikist so er tað ein rættiliga skilagóð loysn og og sa heitu keldurnar eg ja eg eg veit kko ræli lítið um tað so eg g eg fári ikki sagt meira um tað her takk hara formaður sor ta christian andreasen gersu vælj takk fyrihara formaður vit hava tosað nógv um eina sovra grøna umstilling í føroyum altso nú skulu vit fáa vindmegun upp at koyra og vit skulu
skifta um altso frá olju til vind
og eg haldi at vit vit burdu faktist fingið eina eina frágreiðing frá landstýrismanninum hvat er tað sum gongur fyri senum økinm her beint altso tað er umhvørvisstovan og sev eru í í í í orðadrátti og kæra hvønn annan og tað er kærir v og hinveg og tað er yvirfriðingarnevnd og tað er vinduøkt og tað er magn og vit altso vanligt fólk sum fylgja við vit spiðjahani sjálvar altso hvat gongur fyrisjefsm økini her altso og tað kundi veri eit vussu eitt gott íkast at fingið gongd á tað grøna umslinð í føroyum at ingu hvussu hev taprosjektið uppá koyrt og hvussu hava eg funni úgtav hvat vendi uppog hvar ven niður alts staða fri at blíva við at tosa um hett her altso tað er hvussu eit konkret mál kvatmnn kundi faraí holpt við at fingið sindur av grønari ork í føroyum takfyrihar formaður ja steffan klein polsen ja harra formaður eg egeri púra samdur við kristian andreasen at tað verður víst á í teimum átøkunum sum
sum landsstýrismaðurin arbeiðir við og sum vit
vt hava diskuterað ímillum flokkarnar at vindorka verður høvuðsorkukeldan hjá okkum men samstundis sær mann alt hetta klandrið og og tað er eisini ein partur av loysnini at vit finna skilagóðar tilgongdir frá tí at mann ætlar at gera eina verkætlan til atso blívur endalig tí at kærur og annað er ein kanska tann størsta forðingin í øllum hesum her orkuskiftinum og og tað er ja tað er øgiliga orkuðandi at at tað verðr steðgað av av ja av kærum øðrum ja so er tað hervur polstóttur ger sovæl takk fyri harra formaður eg ætlaði at spyrja steffan klein poulsen um hann er samdr við mær í tí at øll sum haru inn til hoyringar aeingin sum hevur vrið til hoyringar hevur
fyri móttráð um at gera veðurlagslóg tey sum ikki søgd sum var fyri tí søgdu at tey høvdu
het ikkieina meining um hvørt tað skuldi vera veðurlagspolitikkur ella eitt uppskot til samtyktar ella um tað skuldi vera ein eitt lógaruppskot og so beyt g merki í eg veit ikki um tað var um tað var tillætlað ellamen men stefan klein poulsen hann nevndi olju serfrøðingar og so nevndi hann aktivistar tað sum eg gangi út frá at steffan klein poulsen kallar aktivistar kundu øll í hoyringini vísa á hví tey vóru relevantaðurmen til hoyringar tí tey høvdu øll útbúgving innan evni innan tað sum uppskotið snýr seg um so ver eitt sindur provokerandi at kalla valútbúgvin fólk fyri aktivistar takk fyri so er taðsteffan klein poulsenja harra formaður tað var kanska líka nógv eitt óhapp eg eg sat nevni hugsaðu um hvat hvat fólk leggja í orðið ak
vistar áðrenn eg brúkti tað og og
tað skal geva mær pláss eftir rættu í at hesi fólkini vóru rættiliga væl útbúgvun so og kanska eg í mínum høvdi ikki dugdi at plasera alt felagsskapirnir og hugsaði at at tað vóru aktivistar sum uttan fyri parlamentið sum eru definitivna aktivistur vildu vera við til at fáa nøkur málframd so tað var ikki fara at koyra tær ringt ljós og tað má bja umbering fyri vissu vistar vóru soleiðis skiltilt og og oyði serføringarnir tá mann kundi eisini brúkt eitt sindur ljóð teir vóru sum lobbyistar altso vit mann vildu vinkla tað ein øðrvísi máta altso øðrvísi máta tað er alt at annað hvussu mann vinkla tað men tað var ikki at seta tað upp móð hvørjum øðrum men bara fyri at royna at lýsa hvussu ymisk fólk vit havt inni ja vit havt serinføroyingar sum hava fokusserað øgiliga nógv á dálkingina eisini havt serinføroyingar sum vísa á at oljan er ein partur av tí loysni ja so er tað biljus tinussen fyri eina góða framløgu stefan klein poulsen hetta uppskotið skjýtur upp
upá eina veðurlags ella at landsstýrið skal leggja
fyri løgtingið eina veðurlagslóg og alt løgtingið er blivið presenterað fyri einum uppskot til orku og veðurlagspolitikk frá landsstýrismannunum í umhvørvismálum í í hvussu stóran mun lýkur tað uppskotið innihald í einari veðurlagslóg ella eru tað tvey heilt ymisk ting at viðtaka eina veðurlagslóg og síðani at hava orku og veðurlagspolitikk er ta e ta tvey ymisk ting ella hvussu hvussu hevur mann viðgjørt tað í rættarnevndini at at mann hevur ein veðurlagspolitikk men mann so hevur eina veðurlagslóg eisini er tað hvør sítt ja so er tanja also tað sum verður lagt upp við hesum her uppskot til samtyktar er at alt gerst meir bindandi

flestu bólkarnir serliga teir sum eg kallaðu aktuvistar víst á at onnur uppskot hava ikki verið nóg bindað tað verur so yvirskipaði og tí ynskir mann at nú koma einari lóg sum er bindandi meðan landstýrismaðurin hinvegin arbeiðir við fimmogtjúgu átøkum sum vit sum hann ætlar vit skuldu samtykkja við uppskot til samtyktar og og so tekur mann eitt uppskot á gangin og tað eru fyrimunur og vansar í báðum at avbjóðingin við at at taka alt nú og og koyra alt inn í eina lóg her nú so so kemur mannkanska ongantíð á mál sum mongu ongantíð samd um kanska standa í tí lógini og hinvegin so er uppskot til samtyktar kanska ikki nóg bindandi sjálvt mær eru fimmogtúgu átøk sum eru øgiliga áhugaverd at taka fattur við so kriv tí at tað er kanska ikki nóg bindandi so er tað hennrioljfekk mann at vita tað havi eg ongantíð hoyrt fyrr at
at at vindmyllur er dálkan tað er fantastiskt at okur hava fólk inni her sum hava eina sovnað vitan øll verða
kinn koyrir upp á at fáa vindmyllur og vindmylur so kemur plus teir maðurin sigur vindmyllur tað tað er ikki tað er ikki loysnin tí tað er dálkandi hvar eg mann fingið ta at vita tann má vara okkurtsum beg norðir í hvannasundia mann situr inn í verin íg vitan sum at vindmyllur eru dálkandi so øll verðin ikki minst danskarar sum eru fremstur í verðini satsa nakað so ótrúligt uppá hitt at mann ikki fær teir einast báðir seg og han sor har tað er tí at nú hevur tann vanligi føroyingur betalt fyri at fáa kápulen niður í jørðina fyrr hingju teir allir smenninr ogp ipløgin royndi at reperera nú koma gribbarnir fyri leikin at iga at nú skulu okur hava vennýggu ger so væl betalir nú tykur sum hava lagt allir niður í her nú skulu eiu krava pengarnar burturúr sfanlja harra formaður eg henniold vit eru í sama báti eg standi eg standi standi líka undrandi sum hann yvir at hesar vindmyllurnar skulu vera so dálkandi
tí tað sum eg royndi at vísa á var at
eg lisi heso yvirskriftina beint áðrenn hetta orðaskiftið byrjaði og har tað bleiv víst á at vindmiljurnar dálka og tað ókey visti tað visti tað dálkar líka nógv sum okkurt annað hvør leisku so legga okkum eftir gtað var tað sum eg royndi at lýsa við yvirskriftini og pær lýsa hvussu trupult hetta málið her ja so er tað ingilín ditiksen strøm gersovælja ø eg haldi faktiskt at tað er eitt sindur ørkymlandi at hoyra mann líkasum skal seta spurnartekkin við

tær vindmyllurnar sum steffan klein poulsen kemur kemur inn á altso vit síggja øgiliga týðiligt at okkara útlát er hægst tá ið vit brúka størst nøgdir av olju og tá vit brúka minni nøgdirav olju tá er útlatið minni tað er ein øgiliga fasti tað er ein øgiliga fasti líkasum tað fylgist at øgiliga fast og harafturat so vil eg eisini siga ati tað at vit fáa hetta her skipið í ein veðurlagspolitikk tað betýðir ikki at málið skal vera meira ella minni enn mann setti sar fyri einum uppskot til samtyktar tað kann vera tað sama sum tað sum mann setari enu uppskot til samtyktar munurin er bara at tað verður løgfrøðiliga bindandi í einari lóg harafturímótir í einum uppskot til samtyktar verður tað ikki bindandi sum vit hava sæð í veðurlagspolitikkinum frá tvey túsun og níggju sum bleiv koyrdur í ein skuffa meira ella minni og vit líkasum ikki fingu tað burturúr sum skuldi koma burturúr takk fyrija so er tað steffan klein polsen ja harrar formaðu eg setti stekin í nøkur ting tað tað er satt men tað vóru serliga elbilarnir og hitapunpturnarø
tá tey komu til hesar mvigfrádráttirnar men vind
vindmyljurnar tað var bar eitt yvirskrift sum eg las her í síðstu løtu og eg eg trúði líkasum øll onnur her inni at at vindmyljurnar vórðu loysnin tanntann høhøvuðspartin av loysnir hjá okkum men tá tað kemur tð eina bindandi lóg so so havi eg øll førn tá vit hava viðgjørt hetta málið hjá helga abramsen so hava summi partar ella sum flokkar ynskt at at mann tekur átøkini við og og at tey koma við í eina lóg í mun til uppskot til samtyktar sum er øgili øgiliga yvirskipað men eg veit ikki um um um eg skal skela tað soleiðis at at onkur skal straffast visi vit ikkiskal halda hesa lógina avso vit ikki klára at halda okkum undaro hesi prosentini hvør hvør skal so straffast vissu eingin spesifikk átøk er við í har beint øhso men hatta fara vit sjálvand at viðgera saman allir flokkar saman og saman við landsstýrismannin eisini sum tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda vit fara so at atkvøða í hesum málinum hetta er
uppskot til samtyktar um veðurlagslóg løgsmál nummar hundrað og tveyogtretivu vit atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er tíggju atkvøður fyri tólv ímóti eingin er blonkt málið er falli og avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin á mál við øllum hesum trettan viðgerðunum sum vit hava havt í dag av málum til aðru viðgerð og tað einasta sum er eftir á skránni í dag tað er framløgan kanska it fáa frið ail vit eru liðug við fundin og eg skal boða frá at vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtinsmál nummar seksogfýrs tað er uppskot til løgtinslóg um løggildinløggilding av elinnleggjarafyritøkum og vinnunevndin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingis sjófeingislógin og trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og áttaogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap til veiðugjøldslógin og vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtsmáln numar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastar útreiðslur í samband við komi ð nítjan fyri tíðarskeið á við fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til og við tretivuda apríl í tvey túsun einogtjúgu og síðani tað seinasta álitið tað er frá fíggjarnevndini í løgtingsmáli nummar fjúrtan nei orsaka løgsmál hundrað og einogfjøruti tað er uppskot til eykajátanar løgtslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu ja sostatt eru álit løgd fram í øllum málum sum hava verið í nevnd tað er eitt mál sum fór aftur í nevnd og annars er eru álit komin fram í øllum málum og meiningin er so at viðgera skráin til morgin fari eg at lesa upp nú so er ein skrá sjálvandi eisini sum verðurlagd út fyri hósdagin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin áttaogtjúgunda apríl klokkan ellivu tá er skráin hendan onnurviðgerð á løgtsmál nummar hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til listafólk í samband við koka nítjan onnurviðgerð á løgtsmál numr hundrað og fýra tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um fuglaveigu við meira onnurviðgerð á løgtsmál ua hundrað og fimtan uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um miðlastuðul milastuðulslógin onnur viðger av løgsmál nummar hundrað og sjeyogtretivu ta e uppskot til løgtnslóg um broyting ar løgslóg um sjófeingissjófeingislógin onnur viðgerð á løgsmálnum hundrað og seksogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um ræði og málinum um málsøkjum tað er at taka loftirið um flogferðslu util føroyskt ræði onnurviðger av løgtsmál nummar trýoghálvfems uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu onnurviðger av løgtsmál numa hundrað og einogtretivu uppskot til samtyktar um at leggja avgjøld á óvirkaðan fisk og so er fyrsta viðgerð av løgsmálnum hundrað og tveyogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til almannagagniligar felagsskapir áhuga feløg í samband við kom nítjan og síðani verður svar upp á skrivligan fyrispurningur mar surika seks til løgmann frá høgna hoydal løgsmanni tað verður so torba jacobsen sum tekur sær av tí og tað er viðvíkjandi valið av limum í nevndir í ráð síðani løgtingsvalið tvey túsund og nítjan síðan er framløga eisini á skrá so er hesin fundur lokin